so er tingfundur settur vit fara til ella áðrenn vit fara til dagsskránna í dag so skulu vit atkvøða um eitt farloyvi tað er komið so ljóðandi skriv til løgtingið undirritaði biður løgtingið um farloyvi í tíggju dagar frá mikudegi sætta oktobur tvey túsund og einogtjúgu og a næsti maður á lista miðfloksins tekur sati á løgtingið billjustinussen næsti maður á listanini hjá miðflokkinum er tordur niclasen og hann hevur verið á tingi í hesum valskeiðnum so og fyri at mæla til at vit uttan atvuøagreitslu samtykkja at tordur niclasen kann taka sætið á tingi fyri mið ella fyri billjustinussen tað er samtykt so kann tordur niclasen taka sat gerso vælog vit skulu eisini atkvøða um ein skrivligan fyrispurning tað er skrivligur fyrispurningur frá edvur jacobsen til jakovestergaard landsstýrismann hann er víkjandi útlutan av makrelkvotuni til útróðrar flotan og um eingin mælir ímóti so fari eg at mæla til at vit uttan atkvøðugreiðslu samtykkja thesum spurningif svarinum tað er samtykt so koma vit til dagsskránna í dag sum er fyrsta viðgerð av løgtingsfíggjarlógini fyri tvey túsund og tveyogtjúgu og vit skulu biðja um framsøgumenn ella fólk fyri fólkaflokkinum er tað uni rasmussen fyri javnaðarflokkin aksel johannesen fyri sambandsflokk er tað erhard joensen fyri tjóðveldið pálla reynatúgvu fyri miðflokkin steffan klein poulsen og fyri framsókn ar tað ruth vang so fara vit undir viðgerðini og fyrstur a røða er
ja eg haldi at hetta sær spennandi út hjá okkum við hvussu gongdini er í landinum nú fara vit at viðgera fíggjarlógina fyri tvey túsund og tveyogtjúgu og vit kunnu gleðast um at inntøkurnar tær síggja út til at fara uppeftir hjá okkum soleiðis at áðri í ár eisini sær betri út enn mann hevði væntað mann væntaði faktiskt eitt rímiliga stórt undirskot men tað sær út til at fara vera um tað lagið um mann fer at koma niður á null ella ikki so akkurát tað sær ordiliga gott út og visti mann so fer út í tvey túsund og tveyogtjúgu so er ætlanin at tað skal vera eitt yvirskot upp á sirka fimmogtrýss milliónir og við at hyggja eftir fíggjarlógini so síggja vit at útreiðslurnar tær verða sirkað tær somu í næsta ár sum í ár tað er við at íløgurnar tær minka nakað men raksturin hann

sirka eitt komma átta prosent verður raksturin nokk størri í næsta ár enn í ár men akkurát tað er raksturin er øgiliga stórur hjá okkum tað er hann tað men eg trúgvi ikki tað er nakar her sum allíkavæl er við upp á at koyra vælferðina niður sum er tað er sjálvandi altíð ringt í góðum tíðum at strammaí men tað er viktigt at mann roynir at halda aftur so tað gera vit eisini á summu nøkina mann ikki játtar so nógv men allíkavæl so hevur mann valt at hava nakað

tað haldi eg er eisini ordiliga gott vistu vit taka

og síggja inntøkurnar so sær tað ordiliga út sum at at fólki og vinnan trúgva upp á ta tað gongur væl og tey gera íløgur skatturin hann vaksur nakað men tað sum er ógvuliga áhugavert eisini tað er tað mvigei tað vaksur nógv so tað tað vísir ordiligani at fólk trúgva upp á framtíðina at tey tey brúka pengar og trúgva upp á at at tað skal forseta við at ganga væl so tey tingini haldi eg eru ordiliga góð uttan at hækka skattir so vaksa inntøkurnar nokk so nógv og tað sum blívur ordiliga gott tað er tað at inntøkurnar vaksa skjótari enn útreiðslurnar og tað er tað sum vit gjarna vilja tað er at inntøkurnar skulu yvirhála útreiðslurnar og tá ið mann kann gera tað uttan at hækka skattur av gjøld

og visu vit so hugsa um hvussu tíðin hevi verið nú undir korona í mun til onnur lond so heva hava vit klárað tað ógvuliga væl vissi mann sær upp á tann fíggjarliga partin so so er tað rættiliga gott og sjálvandi hevur tað eisini gingið væl hjá okkum í aðrar mátar og sum mann eisini sær á fíggjarlógini so roknar mann ikki við at hava útreiðslur av avko vit nítjan næsta ár sjálvt um tað eru nokk so nógv sum eru smittaðir í løtuni so so trýr mann upp á at nú fer tað at ganga har til at vit sleppa undan teimum útreiðslum raðfestingarnar vistu vit taka

í á trivnaðarøkinum altso vist vit taka javningin tað er ikki hent síðani í fjúrtan at vit hava havt javning á pensjónunum so at faktiskt fer lønin upp hjá bæði fólkapensjonistum og fyritíðarpensjonistum tað haldi er ordiliga gott og at mann raðfestir viðlíkahaldsvenjing og endurvenjing á almannaøkinum sær tað út sum at mannhækkar tað

endurvenjing og tá meinar mann at mann er komin upp á ta støðið sum mann hevur brúk fyri í løtuni so tað haldi eg er eisini ordiliga gott og viðlíkasvenjingin tað hækkar so við tveimum milliónum og tær gjørdi eisini síðsta ár so tað vil siga fýra milliónum tilsaman til tað økið akkurát nú

at duni fær seks hundrað túsund afturat fyri at at fáa virksemið at koyra sum mann ynskir í suðuroynni eisini tað haldi eg er ordiliga gott so her eru fleiri góð ting har eru onnur ting mann kundi nevnt á almannaøkinum men eg havi ikki tíð at fara ígjøgnum alt á øllum økjum so

heilsumálini so er tað eisini nakrar raðfestingar har hábygningurin fær nakað eyka fyri at fáa útnyttað hann ordiligt og so er tað eisini endurvenjing har fyri tvær milliónir og har eisini paldiativa deildin hon hevur brúk fyri nakað har og

so so eg haldi at samanumtikið so haldi hetta sær ordiliga spennandi út hjá okkum við við fíggjarlógini vistu vit so fara inn á inn á útbúgvingarnar

tað vil siga at taka tveir flokkar inn um árið staðin fyri ein flokk

ktverkfrøði fer frá at taka tað ein flokk annaðhvørt ár so tekur mann ein flokk hvørt ár og at mann eisini fær í holt við eina nýggja útbúgving innan fyri aluvinnuna so at mann tekur tann partin eisini tann vinnuliga partin at mann setir pengar av á tí økinum og til vælferðina trivnaðarøkið eg haldi hetta sær ordiliga gott út við hasum útbúgvinginum hvussu mann raðraðfestir tær

at tølini við íløgum broytast tað betýðir ikki tað at mann niðurraðfesting niður raðfestir íløgur men tað er í mun til hvat mann sær at mann klárar at gera

kunnu brúka sum mann setir til íløgur so tað er ikki fyri at niðurraðfesta nakað á tí økinum men at mann metir at soleiðis sm mann hú sett tað saman nú so fara pengarnir at strerkkja til tær íløgurnar sum mann ætlar so tað haldi eg er eisini gott ikki bara at seta pengar av og og ikki brúka tæir tað gevur heldur ikki so nógva meining at støðla og sovorðit sjálvandi er tað gott vist tað er neyðugt men at gera tað bara fyri at tað skal síggja út sum mann ætlar sær okkurt tað gevur ikki nakra altíð alt so haldi eg at hetta sær spennandi út at fólk trúgva upp á framtíðina og at vit hava eina fíggjarlóg fyri tvey túsund og tveyogtjúgu sum gevur eitt yvirskot sum mann kundi ynskt tað størri men tað at mann kann fara út við fimmogtrýss milliónum yvirskot næsta ár tá ið mann hugsar um hetta her við kom vit nítjan og og alt tað so haldi eg er ordiliga gott men við inntøkunum hugsaði eg eisini at nevna at fiskivinnan kanska svíkir eitt sindur har við inntøkum at kanska serliga tað blagiska hevur ikki gingið so væl higartili í ár sum mann hevði opað so nú fáa vi tað at síggja hvussu tað verður restina av árinum hvussu tað fer at hilnast men tað er ein partur av tí at skatturin kanska ikki veksur so nógv sum mann hevði kunna hopað uppá men tá mann kemur til avgjøldini so sær tað út sum tað fer at vaksa aftur eisini við alivinnuni tey tøkugjøldini og sovorðið tað tíðir so sjálvandi eisini upp á at mann sær at prísirnir teir fara uppeftir tá mann skal selja so tað sær betri úti í úti úti í heimi eisini upp á tann mátan so tað ávirkar okkum positivt
takk fyri ja takk so er tað nakrar viðmerkingar ella tað eru tríggir
hja viðmerkjari komna her fyrst erta pálla reynatúgvu gerso væl ja takk fyri formaðurin eg haldi at uni rasmussen kom væl um fleiri av tættunum í fíggjarlógaruppskotinum tað er eisini gott at hann vísir á at at tað er ikki lógarbroytingar sum gera tað tað fløgir kassan aftur men at tað er fyritakssemi og og nýtsluvirksemið hjá hjá føroyska fólkinm tað er eisini haldi eg eitt øgiliga gott tekin um saiggi í tí føroyska fólkinum at sjálvt um vit hava stórar avbjóðingar so klára vit at rættiliga skjótt at at fóta okum aftur og og alt gott um tað eg haldi ati tað er gott at fingið eitt boð frá fólkaflokkinum og fruna rasmussen um um um fólkaflokkurin er sinnaður at fara inn í at samstarva við andstøðuna í samband við fíggjará
ta var uppskotið er ikki takk fyri
so er tað uni rasmussen spyr so væl mann mann er sjálvandi opin fyri at samstarva tað tað eru vit so akkurát um tað er nakað bestent pállareynardøgur hugsaðar um í hasum sambandinum veit eg ikki men men vit eru opin fyri samstarvið við

so er tað heðinsachariasen sum fær eina viðmerking ja takk fyri hara formaður ja eg haldi uni rasmussen kom rættiliga væl rundan um fíggjarlógina og vísti eisini á tær raðfestingar sum verða gjørdar uttan at fara inn og koma við nøkrum broytingum soleiðinar at lógarbroytingum soleiðirnar at fyri at fáa líkasum tann tan fíggjarliga partin hanga saman og allíkahæl kemur hann út íð num við einum yvirskot tað haldið er gott og tað haldi g eri eisini neyðugt og so kom hann eit sindur inn á hettaher við við støðlingum altso eg haldi tað at tað er nakað sum løgtingið eigur at fara at taka hyggja sindum nærri uppá soleiðisnar at at vit leggja eina ætlan fyri eitt ár hvar vit ikki standa í tí støðu at ein rúgva av pengum ið støðlari klári eftir eg haldi tað at tað má stýrast eitt sindur neyvari soleiðisnar at pengarnir verða betri brúktir og at vit sleppa burturúr tí við støðling og harvið eisini at arbeiðini faktiskt kantisk kal koyra einseinni
pók grunda av tí
takk fyri uni rasmussen takk fyri ja eg haldi tað er ordiliga viktigt at mann hevur tøl sum nøkulunda samsvara sjálvandi skal mann ansa eftir at mann ikki setir tølini so lágt at mann knappliga stendur manglar pengar og at koma við eykajáttanum fleiri ferðirnar men men allíkavæl at royna at vera so akkurátur sum mann kann vera og fylgja fylgja væl við hvussu tingini hanga saman sum skulu gerast soleiðis at mann ja brúka tey røttu tølini
tá mann setir pengar av til íløgur takk fyri ja takk sora ein við
merking aftrat gjóni nols joensen gersuvælja takk fyri harra formaður og uni rasmussen hevur eina gjøgnumgongd av fíggjarlógini og har verðu sjálvandi nógv ting at at gleðast um serliga á tí sosiala økinum øhtað taðer eingi loyna men so er tað sjálvandi nøkur ting sum mann ella sum eg kann sum eg havi helt men við sum ikki eru við og tað er eitt sindur spell haldi eg serliga hett her við marn tosa nógv í síðstuni og mann hoyrir tað nógv allastaðni at tað eru trot á á starvsfólki á serlga eldraøkinum og dagstovnaøkinum og alt gott um og tað er at gleðast um at flokkar varða tiknarin men tann flokkurin sum sum mann hevur blivin líkasum logaður attta tað ella tann sum tryggjar eit sinur eyguni tað er at at ein námsfrøðigi flokkur ikki bleiv tikin inn og men vónandi so kann so kunnu telvingarnar her ella á fíggjarlógini tvørtur um andstøðussamgonga eisini gera tað at mann kanska fær tað tað r meira líka tað at tað er tann flokkurin sum kanska mest tørvurur á sum sum ikki við í ta
líka mín viðurskift til tað takk
jauni rasmussen gersuvætakk fyri ja tað blívur altíð tað at mann verður noyddur at raðfesta og akkurát hvat tørvar mest og og ikki tað verður altíð ymiskar metingar um tað men akkurát við námsfrøðingum tað hevur mann hugsað um og tað fyristilli eg mær at mann kann taka við á næstu fíggjarlóg aftur tað riggar illa at taka alt upp á eingang men men mann mann hugsar sjálvandi um tann partin eisini tí tað er ein viktigur partur at námsfrøðingar eru
til tey størvini sum mann hevur brúk fyri takk fyri ja takk fyri tað eru ikki fleiri viðmerkingar sum fara til næsta røðurða røðara áðrenn hann kemur upp so tá ið eg nevndi framsøgumenninir jáanda gloymdi eg at nevna kristin mikkelsen fyri sjálvstýrisflokkinum aðorsaka hann fær sjálvandi eisini orðið áðrenn landsstýrismaðurin kemur um so fær
hjá landsstýrinum fyri tvey túsund og tveyogtjúgu og eg skal fyrst fara eitt indur yvirskipað til ta yvirskipaðu tølini í her beint áðrenn egfari inn í okkurt okkurt oynstakt tal tað er soleiðis ati at fíggjarmánaráðið metir kl taka inninnverandi ár ár fyrst ati at tað verður eitt pikkalítið undirskot á seks milliónir krónur menni har mann upprunaliga fíggjarlógin metti eitt hæll upp á tvey hundrað og fimtan milliónir krónur so tað er munandi betur men tað er kanska nakrar orsøkir sum eisini eigur at hava fyri sær eyga hví úrsliti sær soleiðis út sjálvandi hevur inntøkuvøksturin hevur verið størri enn enn upprunaliga mett men skal eisini minnast til at tað er verið ein ein serlig inntøka í ár í sambandi við at baknorðetekur sett sítt virksemi í danmark fyri sjey hndrað milliónir so marn goldið it eykstorsner vinnusbýti so landskassin fngi hunrað g einoghávrýss miliónir inn har æhtað halda vit í javnaðarflokkinum at tað burdi farið í búskapargrunn og ikki komið inn á vanligu fíggjarlógina tí tað var tað sama galdandi í tvey túsund og seytjan tá mann seldi ta baknorlis celsu part av sítt virksemi í í íslandi tá fór tat eftup í búskapargrunn og orsøkin til tað tað er tá tað er góðar tíðir so eyman og hava eina fíggjarlóg sumikki bara javnligar men kemur í avlop og ekstortnerar vinningur og eingangsinntøkur á ikki varða brúktar men settar til síðus til at hava tá ið tað eru verri tíðir tað er ein orsøk ein onnur orsøk er at heilir tvey hundrað og sekstan milliónir sum eru játtaðar til íløgur er ikki brúktarr men varð fluttar til næsta ár som at tekur tey tølini so eru tað trý hundrað og trýss milliónir sum úrslitið hevur verið verri men hinar síðini skaln so sigast at mann í ár hevur havt eingengs útreiðslur av einum serligari støðu korona á sirka hundrað milliónir krónur sum ikki eru vanligár og ikki eru í fíggjarlógin í næsta ár men men altíð altso hevði høvdu pengarna verið brúktir sum skuldu brúkast og ikki hevði oringaits inntøku segvði undirskotið verið í nøkulunda tað sum fíggjarlógin segði tá tað kemur tl næst starv so vísir fíggjarlógin eitt lítið yvirskot á fimmogtrýss miliónir krónur eg veit iki um ann skal siga at lukku jørgun niklasen hetta sjenda royndin hjá honum fyrstu ferðinar hann ikki hevur eitt undirskot tat legja fíggjarlóg fram men men tað er hóast alt frægari ennet unskot at man hevureitt yvirskot tað tað tað skal landsstýrið eiga men aftur har uppánt hyggur mann har so sær mann eisini at aftur næstan kemur eitt eitt ersner vinningur frá baknordik gott nokka bara tveyogfjøruti miliónir krónur og tær tvey hundraðog sekstan milliónirnar sum eru játtaðar í ár til íløgur ikki verða brúktar sambært fíggjarmálaráðnum tær standa ikki fíggjarlóginfrí næsta ár men kunnu brúkast næsta ár sum bara taka hábygningin sum nær øh nú var uni rasmussen inni á hasum her eg haldi ahnn endurtók et sindur tað sum jørgund niklasen segði á tíðindafundinum ati at rakstrarvøksturin var eitt komma átta prosent ellar hundrað og átta milliónir krónur á tíðindarfunduri hvakka eitt sinur við tí tað er rættiliga lítið eg hugsaði hvussu allari víðu verðr mann hevi fingið tar niður um hundrað o átta milliónir krónur meni men táeg veit ikki hví eg sili ikki ikki orøk at at at at spæla við fjaldu kortum opiðloysi er alt tað frægasta tí tað er nú hyggi eftir tølunum og havi lisið uppskotið ígjøgnum øh so er rakstrar útreiðslurnar í næsta ár næsta ár í mun til fíggjarlógirnar fyri ár tvey hundrað og fýrs milliónir hægri ast ikki hundrað og átta milliónir men tvey hundrað og fýrs milliónir hægr onkuntíð verður sagt at fáur líður meira enn helvtina men tað kemur øh og tað eru rættiliga stórir útreiðsluvøksturi øh og hyggjaðu s eftir útreiðsluvøkstrinum higartil i samgonguskeiðini herpeint laka taka seinasta valskeiðið fyrst so var útreiðsluvøksturin hjá landskassanum hjá landskassanum seks hundraog hlvtrýss milliónir yvir fýra ár so er útreiðsluvøkstuin við hesari fíggjarlógin nú komin váksin við átta hundrað og áttaoghálvfjerðs milliónum krónum raksturin raksturin hjá landskassanum valskeiði ír hálvgrunnum so tað er ein rættiliga rættiliga stórur útreiðsluvøkstri sjálvt um útreiðsluvøksturin hóast alt er minni í tvey túsund ogtveyogtjúgu enn hann var í serligum tvey túsnog tjúgu og tvey og og tað hevur nakað við haldførisklandskassani gera vit hoyrdu ein lim í búskaparáðnum var í útvarpinum e haldi að var á vikuskiftinum har hann sigur at útreiðslunar vøksa for skjótt og at mann má ansa eftir haldførinum tí tað eru rættia nógv so bendur á at vit høvdu stóra haldførissupurlikar fyð nøkum fáum árum síðani sum undanfarna samgongan royndi at bøta um eg klára ikki t loysa alt millum annað so s egvði mann eina pensjónsnýskipan har fíggjarmálaráðið segði eg skal ikki leggja føvdið á blokkið al øllum at at siga men tað søgdu seg hvussu her at tað bøtti eg um haldføri p á hálva milliard uppá tíð altso yvir tjúgu ár og tey sum sótu í andstøðu tá akveitti ímóti tí søgdu ettað boytt ikki um haldføri men síðan hevur mann broytt ta pensjónsnísskipanina soleiðis at haldføraið verður nokk so nógvar hundrað milliónir verri tey komandi árini uttan man hevur tikið nakrar aðrar inntøkur ella sparingar aðrastaðnis so tað gevur okkum nakrar avbjóðingar tíl vitskulduminnast til vtaltso vorligum hákonjukturi nú tað hava verið í nógv ár men nú hkonotuer so mikið stórir at vit fáa ikki arbeiðsmegin tað manglar arbeiðsmegi í samfelagnum og tá eigur yvirskotið a vera rættiliga stórt tað skuldi helst verið og msiða mínar meinin hver oman fyriein hálvan milliard tá einki korona er og iso hyg pta it eftir tvey eru ongar útreiðslur korona og inntøkurnar eru komnar upp aftur væl og virðliga tá støðirtar vóru áðrenn koron

tað er okkurtsum bendir á mann kan vera samdur politiskt ela ósamdur politiskt ømen ta má ha eit sindur skila í fíggjarstýringini eg haldi het tað okkurt sum bendir á ati at hendan samgongan tá tað kemur til tá tað kemur til útreiðslur so fóra ay la hava tey ein ekstreman minstra venda politikk útreiðslurnar spola avstað men tá að kemur til inntøkuna so hevur mann ov nógvstrevman høgrasinan politikk man mán iki taka meira inn frá nøkrum og helst minku minntøkurnar so hendan samgongan hevur gjørt at taka minni inn øh tað hongur bara ikki saman altso mann kan vera samdur sigur ókey vit vilja hava eitt vælferðarsamfelag vilja brúka nógvar pengar á á hjá landiu landbrkartókar pengar enso mám man eisin vara ærliga siga so mugu vit taka pengar inn ella kann at siga vit vilja ikki taka navar pengar inn men so mn má iti brúka minn visu man brúkar eksteremt nógv og tekur minni inn so gongur tað galið fyrr ella seinni og tað haldi eg minni fíggjarpotikurin landstýri eitsindur um ná hatta var so ta ivirskipaðu tølini sum mann fer inn í teir raðfestingarnar hum landsstýriði gjørt so eru tað fleiri ting sum vit í javnaðarflokkinum dáma væl sum vit halda ati at landsstýrið eigur rósa upuppiborðið fyri at tey hava gjørt millum annað tað at mann velur at taka lei vit hava hoyrt nógv í seinastuni aftaná baparáir vera úti ta kun a mangla arbeiðsmegi innan fyri kjarnuvælferð innan fyri umsorganarøki og heilsuøki har hevur mann so valt at taka ein flokk inn afturat av sjúkrarøktarfrøðingum og tað taka vit javnafes fult undir við og halda at tað er neyðugt men samstundis so harmast okkuit sindur at tað ikki eydnast eisini at taka ein til námsfrøðingar tí vit vita atei mangla minst líka nógvir um ikki fleiri námsfrøðingar av staðstovanu økinum og skilja lagnum so er tað summi stovnar sum faktiskt ikki hava opið átta tímar um dagin tí tey iki mangla starvsfólk onkrastaðnis í landinum tá er støða nokk so nokk so álvarsom og ikki minst fyri foreldrini sum kanska ikki sleppa at arbeiða fulla stuðla fult og heilt undir á heilsuøkjunum eru eisini nakrar raðfestingar sum vit javnarflokki dáma væl millum annað at mann uppraðfestir barnaungdósigvatina við einum dagtilboði og at mann eisini fær eina sálarfrøðiliga skaðastovu har eru eisini onnur ting eg eg fari ikki tí at koma inn á alt men tey bæði tingini halda vit er neyðugt og tíverri í nógv ár hevur hevur fólk við aso sálarsjúkum tað skal ikki verða uppraðfest at raðfest eins o nógv sum fólk við likamligum sjúkum so tað er positivt og tað taka vit jónaflokki undir við og so er tað eisini nakað við endur og viðlíkahaldsvenjing har mann bæði í sjúkrahúsøkinum hevur játtað tvær milliónir meira skatt yvir sjúkrahúsini tað er positift og taka vta undir við men tað líka ein spurningur smeg skilji læna er tað nnkað hvusue klaksiískar sjúkrahúsið at mann hevur ætlað at gjørt nakar nøkuras nýggj tilboð eisini inanfyri endurvenjing og nakað sum eitur ptøvenjingar so havi sær ikki út til tey havafingið akkurát tær pengarnarsum te hava ætlað men men tað kann næsturmærður svara upp á tá ið hann hann fær orðið á saman við almannaverkinum heurhan eisini uppraðfest við tveimm milliónum endurvenjing kundi kanska verið meir tí at tað er stórur tørvurit at vita vit men ætlanin er sambært lansýrisvinnuni at tar seta tólv milliónir av yvir nøkur ár nú mustú koma á fýra milliónir kanska skuldi havt gingið lýsindi skjótari tí ataðe nokso lingi at bíða tí at tað eru tíverri í nógv ár verður soleiðis at at nógv fólksum ikki fáa ta endurvenjing sum tey hava tørv á

er til dømis neyð og menningarhjálp tað hevur snakkað rætiliga nógv í allari blitskuskipanini eg haldi tað fylti nógv til valið í tveytúsnog fimtan orsakað av støðuni sum tá var í syrien tú eisini fylt nógv fylti eisini nakað upp til valið í tvey túsund og nítjan og eisini verið fram mí á softani hetta her at vit mugu seta meira pengar av oftani tey farið inn á kjak um so flóttafólk høvdu hjálpað staðnum men eftir øllunum mann velur mat taka flóttafólkan at hjápa staðnum so má mann játta pengar til tað og frá

øhsíðani hækkað játtanin frá trimum milliónum upp í níggju níggju komma tvær milliónir frá frá tve túsno fimtan tvey úsud g nítjan altso meira enn trýfalding og nú er an atist ov lítil lækking nú eru an níggju milliónir var níggju komma tvær fyri tveimum árum síðan øh eg haldi at tá á tveytúsn o fimtan minsu mann tosaði umet sum koma hálvfjerðs fýrs milliónir úr nøkurm ár og nú er tað tað steðða upp at vaksa um har kundi eg got hugsað mær at vit settu nakrar milliónir av kanska oyramerk til koppsetingar í triðja heiminum tí at

onnur lond gera tað danmark er latið ein rúgvu av koppsetingum til til ávísar partar av heiminum nógv lond hava í sílla fyri ta ikki ráð at keypa koppsetingar tey fáa ikki koppsetingar heldur hest at ættast í køini t skulu vit sleppa av ordiliga við korona so er tað neyðugt at ikki bara vit koppseta ukum m allar heimirin í koppsettir tí so leingi aflur heimin ikki koppsettir so koma nýggjar motivatiónir sum so vísa seg at koppsetingar ikki virkast væl ímóti tí hevði tað verið skilagott um vit settu lýse pengum av undir neyðug menningarhjálp og kanska einamerkt tað til koppsetingar í triðju heiminum tað hevði gjørt stóran mun hjá teimum og tað hv t eisini hjálpta okkum í síðsta endan eitt annað sum vit kanska eisini burdi byrjað at umhugsa tað er kanska for seint men umhugsa tað er at setti nakað av peningi av til grøna orkuskifti hjá bygningum hjá landinum eg veit at tað verið nevn diskusión akkurát nú hjá kommununi men vit sum land siga bæði hetta landsstýrið g undanfarna landsstýrið at vit skulu vera hundraðlónt grøn í tvey túsund og tretivu landið eigur rættiliga ógvar bygningar nokk tað einstaki og eni mest bygningar í føroyum fleiri hundrað bygningar og skulu vit hava umlagt grøna orku allar teir hundrað bygdina fleiri hundrað bygningarnar um átta ár so mugu vi byrja nú tí kundi gott vera hóskandi uman byrjað við einari ávísari milióna upphædd og setti av fast á hvørjum ári soleiðist man tók nakrar bygningar og legði um til til jarðhita ella ella annað soleiðis at í tvey túsnd og tretivu so vóru allir bygningar í landinum hitari upp til grønari orku eitt annað sum sum eisini hevur verið raðfest í nógv ár g hadi tað byrjaði aftur í tvey túsund og trettan halla og fjúrtan sum má hækka játtanin a lítsindur tað er filmsgrunnurin og tað haldi eg eisini vit burdu framvegis hækkað tað nakað tí mann ikki komin har upp sum mann upprunaliga

tað eru bæði fyri okkum sum búgva í føroyumat síggja føroyskar filmar men eisini er tað eitt gott

marknaðarføra føroyar at altjóða filmar koma til føroyar e varð nettugp nú í seinastu viku og hugd eftir janes bomm sum partvíst var partvíst er upptikin á kalsoynni í føroyum og tað er eingin ivi um at eg eri við til at gera føroyar kendar úti heimi og seta okkum á heimskort so mann helt fram við á ein varisligan máta hækka h ttð játtan eit sindur tað høvdu vit íjavnaðarflokkinum ella tað halda vit anars eiga at gera øh eitt mál sum kanska harmar megeit lít sindur sum eg vóna ati kom rá landsstýrinum men tað tað tað er su ikki komið tað gjørti se ikki við men í fjør gjørdu vit ein semju um tað í fíggjarnevndini og eg má dámt væl og sum fíggarnen gørdumein semja um tað aftur tað er at hækka játtanina tilmosikkskúlan eitt sindur masikkskúlin fingu vit at vita í fjør manglaði seks milliónir til at øll børn í føroyum sum ynsktu at fáa eitt tilboð frá mesikkskúlanum kundu fáa itt tilboð tað sóu túsund børn á bíðilista ella gott væl túsund børn mkoma næstan ongantíð framat sisær ynskja at spæla kittar ella klaver ella saksofon ella ellaokkur annað instrument g tað haldi g má vera soleis at øll børn í føroyum sum vilja ganga til tónleiks undirvísingkundu fáa tað og tá fingu te at vita at tað gjørdi honan avtalu á fígjarlóginaka at vit skuldu sleppa av eintr bílistani víð nøkur ár og mann játtaði eina komma fimm milliónir minist rætt ein samd fíggjarnevnd í fjør og so skulu mann halda fram í nøkur ár og tað er soleiðistat landið játta eia koma fim milliónir sso koma kommunurnar sum útgavðspunkt við eina komma fimm milliónum eisini tí ati tí ati kommunurnar fíggja helvtina av rakstrinum landið helvtina av rakstrinum og sum eg skilji á lagnum so mangla umleið seks miliónir í nú fyri atsleppa av í bíilistan soasí landið yvir tvey trý ár o játta trggjar milliónir so koma kommununar við hinum trimum milliónum so fáa øll børn í føroyum tað tilboðið og ikki bara tey sum eru heppin so har foreldrini kanska hava skrivað bíðilistar longur meðan tey liggja útí føðideildini tí tað tekur nógv ár at koma framat nógvastaðnis í

skal taka pengarnar ta lan arves av av rakstrinum so tað burdi gingið tað burdi hvussu he við at fara annað upp sum so so eg haldi ikki at a akkurt tann viðmerkingin er so relevant beint nú sum nevnir akselv johannesen tann tóra útreiðsluvøksturin og tað er ein ein trupulleiki sum sum vit øll hava sum vit øll dragast við her í løgtinginum

ja eg eg veit væl at ta er ein stór avbjóðing hjá landsstýrinum tí sjálvt bæði hetta búskaparli undanfanbúskavr ver úti og sagt tað at tað ere stórt trýst á á á raksturin hjá landinum eisini tí at fólkasamansetingin broytist og
og aldursamansetingin og eisini tí at vit fáa nýggjar viðgerðir í heilsuøkinum so framvegi
dees men mann má byrja við at seta ór át mál hvat hava verið ráð til at útrerslar kn e vaksa øhnú kanneg bara tosa hvussu undanfarna samgongan gjørdi so byrjaði mann um málið tú mást ikki fara upp um trý prosent vuso var tað sum mann arbeiddi útfrá so má mann raðfesta og seta játtanir innan fyri tað tað sum mann kann vit kláraðu taðikki altið í okkurt ár eg før tað upp á trý kmma fimm og okkur ár uppia f4 men sumn ikki hevur eitt mál og bara framskrivar og koyra raðfestingar uppá og ikki tekur nýggjar inntøkur men skerjir inntøkurnar so er tað trupult tað er tað sum eg eftirlýsi tað er trupult siga akkurát hvathan kast gera men má mann hava eitt mál og siga ókey hetta er tað vit kunnu økja útreislurnar árliga og er tað so neyðugt at taka nýggjar inntøkur ella ikki út frá tí ja so er tað eygun samuelsen
ja takk fyri har formaður ja
ønú er hetta her yvirskotið sum mann hevr knógva seg upp á partvísti komið av tí at mann fær eitt vinningsbýti frá banktnordik sum jú er ein eingangs inntøka sum ikki er næsta ár og vit síggja eisini í tí framskrivaða at har er undir skot bæði bæði í trýogtjúgu og fýraogtjúgu hvat merkir vat betíðir tað vilst vit blíva við at koyra eingangsútreiðslur ella inntøkur inn í rakstrin hvussu koma vit at standa næsta ár og so er tað hitt við neyðhjálp og koppseting sum eg haldi hevði verið øgiliga gott at mann fekk eina breiða semju um eg eri samd við akseve johannesen ið at vit áttu at hækka játtanina til neyðhjálp og eisini efta her við koppseting í teimum londunum triðju londunum sum ikki hava ráð tí vit hava eina skyldu at hjálpa har sum tað stendur verri til ein hjá okkum takk fyri ja aksel johanesen nei tað sum tað bara ger tað kann skapa øllum samfelagunum og ikki minst okkum
sita her í løgtinginum eina eina ein skeiva
hva mynd av ókey her stendur væl til tí vit hava eitt lítið yvirskot men um mann ikki fortelur tað men ein partur av yvirskotinum er tí atð er ein eingangs inntøka sum ikki kemur aftur næsta ár ella um nøkur ár ha og tí er tað skilagott at seta tað til síðis ikki minst í góðu tíðum til dømis íen búskapargrunn og siga at vit skulu hava eitt avlop í rakstrinum uttan eingangsinntøkur men teir eingangs inntøkurnar at goyma tær og hava tær tá ið tíðinar vera verri tí tað verða tað fyrr ela seinni teia tá ver tað góðar at brúka so tað haldi eg hevði verið tað rætta nú hoyrdi onkur onkur í tingsalinum segði at tað er tað sama sum við tilfeingiskjøldum tað er tað faktist ikki tilfeiniskjøldin komin fyr at vera tá s kenna afturvendandi inntøka hvørt ár men tað kann vinga eitt sindur ambað gongdirna í í fiskarínum og prísinum meðan ein eitt t serliga liga at selja at virksemis landið eigur tað er eitt eingangst mankan ba selja tað eina ferð man kan g selja tað virksemið fleiri ferðir ja
takk fyri so er tað
erhard joensen sum fær orðið ger so væl ja takk fyri harra formaður ja til viðgerðar er løgtingsfíggjarlógin fyri tveyogtjúgu hetta er so triðja fíggjarlógin sum sitandi landsstýrið leggur fram undanfarna hálvt annað árið hevur heimurin kann mann siga liðið í andaleypi vegna eina farsótt stjørnur kring allan heim hava brúkt óhugnaliga peningaruppeftir fyri til at spræna inn í peningakervið runt um kring fyri at taka tann taka tað ringasta stoytin av tí fíggjarligu kreppuni sum hevur herjað hetta hava tað gjørt sjálvandi serliga fyri at halda hondina undir tí privata búskapinum hjá tí vanliga løntakaranum og familjunum soleiðis at tær kunnu hora undan stuðuls
pakkar hava verið veittir í ólukkumáti fyri at hjálpa tí vinnuni sum er harðast rakt
soleiðis at tet ikki skulu bukka undir men klára at halda virksemið koyrandi harra formaður tann føroyski búskapurin er sloppin ómetaliga væl ígjøgnum hesa her farsáttina metingar hjá búskaparráðnum og hagstovuni vísa ati føroyska brututjóðaúrstøkan í tjúgutjúgu minkaði við umleið tveimum prosentum men tey siga eisini at tann tann vantaða ella tann vantaði vøksturin í brotutjóðar úrtøkuni fyri einogtjúgu og tveyogtjúgu kemur at liggja í millum trý og fýra prosenti

fyri inniverandi fíggjarár varð roknað við einum hælli upp á umleið tvey hundrað og fimtan milliónir men tær nýggjastu metingarnar frá fíggjarmálaráðnum siga at úrslitið verður munandi betur tað verður kanska ein javnvág tá ið avtornar teir hava so nevnt eitt hall upp á einar fimm til seks milliónir hettarvísir betri enn nakað hvussu trupult tað er at meta um inntøkurnar hjá einum dynamiskum búskapi og kanska serliga einum búskapi sum tí føroyska sum bara er tengdur at fiski og alivinnu sum høvuðsvinnu inntøkurnar fyri innverandi ár verða mettar at verða slakað trý hundrað og tveyogfýrs milliónir ella seks komma fimm prosent hægri enn prosjekterað var á fíggjarlógini meðan útreiðsluvøksturin hevur verið munandi minni soleiðis at hetta samanlagt gevur eina forbetran av fíggjarlógini fyri einogtjúgu upp á umleið tvey hundrað og átta milliónir so má sigast at vera ótrúliga gott tá mann hugsar um at ein stórur partur av tjúgu einogtjúgu eisini var merktur av koronafarsóttini uttan iva er tað serliga innlendski eftirspurningurin eftir vørum tænastum sum hevur verið óvanliga stórir og inntøkurnar frá meirvirðisgjaldi hava verið væl hægri enn vantað men eisini løguútreiðslurnar hava verið minni enn vantað og so hava okur altso havt eitt ekstrordnert vinnusbýti frá beint norðdik sum eisini hevur gjørt munn

fyri fíggjarárið tjúgu tveyogtjúgu rokna landsstýrið við einat samlaði inntøkurnar hjá landskassanum verða tvær kseks komma tvær átta milliard og at samlaði útreiðslurnar íroknað rakstur og løgur verða upp á seks komma tvær tríggjar milliard

øviðvíkjandi løguútreiðslunum so er tað soleiðis at tvey hundrað og sekstan milliónir eru støðlaðar frá árunumg fyrri so umframt hesar fýra hundrað og fimmoghálvtrýss koma altso tvey hundrað og sekstan afturat so løguútreiðslurnar til komandi ár verða

sjey hundrað milliónir í løgum um okur klára at brúka tag ella ikki tað fer bara tíðin at vísa men eg loyvi mær at ivast sjálvt um tað eru nøkur arbeiðir sum eru farin í gongd og mann skal rokna við at onnur koma í gongd og at tað verður sett full kraft á serliga til dømis tunlarnir norður ím fjall sum koma nokk at brúka alla síðnar játtan í tveyogtjúgu fámjistunnilin fær í gongd landssjúkrahúsið verður uttan iva liðugt í tveyogtjúgu so tað eru nakrar stórar útreiðslur løguútreiðslur sum koma at verða blíva blíva gjørdar

inntøkusíðan vísir at metti skatturin metti inntøkan frá skatti í tveyogtjúgu verður tvær komma til knappar tvær komma átta milliardir meðan tollir og avgjøld umleið tríggjar komma ein milliard so tilsamans seks komma tríggjar milliardir tá játtanarkarmarin blivin er bornur niðan í vár varð roknað við ein halli upp á trýoghálvfems milliónir á fíggjarlógini fyri tveyogtjúgu tá vórðu samlaði inntøkurnar settar til seks komma g eina milliard nú verður altso roknað við seks komma trimum og útreiðslurnar vórðu mettar til seks komma tvær íroknað fimm hundrað og fimmogtretivu milliónir í løguútreiðslum sum okur so hava skarvað áttaoghálvfjerðs milliónir burturav taðvil siga at okur hava skairvað áttaoghálvfjerðs milliónir burturav løguútreiðslunum fyri at geva pláss á íløegukarminum til teir støðlaðu pengarnar frá einogtjúgu samanlagt gevur hetta eitt prosjekterað yvirskot á fíggjarlógini fyri komandi ár upp á fýogtrýss milliónir ella eina forbetring í mun til tað sum okur høvdu mett í vár upp á umleið hundrað og sjeyoghálvtrýss milliónir landsstýrið hevur valt ikki at fremja sparingar á verandi rakstrarjáttan og hevur heldur ikki valt at seta nýggj nýggjar skattir og avgjøld um okur taka vøksturin í rakstrarútreiðslunum frá síðstu metingini í einogtjúgu og seta tað í mun til fíggjarlógaruppskotið fyri tveyogtjúgu so er vøksturin trý komma sjey prosent og tá eg sigi trý komma sjey prosent og ikki eitt komma níggju prosent sum er upplýst í í skjalinum frá fíggjarmálaráðnum so er tað tí at har taka okur sirka hundrað milliónir burturav útreiðslunum í einogtjúgu sum eru korona relateraðar og av tí sama so blívur vøksturin umleið trý komma sjey

framskrivingar á hesari fíggjarlógini útreiðslukarmurin veksur skjótt serliga visti okur taka tey tungu málini uttanríkis og mentamál heilsumál og almannamál sum eru tey sum hava

meira enn tveir triðingar av allari fíggjarlógini so eru bara framskrivingar yvir hundrað milliónir um okur taka nakrar av teimum visti okur taka til dømis innan fyri uttanríkis mentamál so eru fimm milliónir meira í til lestrarstuðul sum jú er lógarbundin tað eru tveyeinog hálv millión til fólkaskúlar til rakstur ein milliónir stuðulsjáttan til fólkaskúlar og fróðskaparsetrið ein komma seks milliard millión

eisini innan fyri heilsumál har eru útreiðslurnar á summum kontum sum vaksa rættiliga skjótt øvissi okur taka heilsutrygdar veitingar so eru so vaksa tær umleið fimtan milliónir í í framskrivingum og visi okur taka heiludarveitingar í heila tikið so vissi okur taka og rokna bara fimm ár aftur í tíðina so er altso so eru tæir hækkaðar einoghálvtrýss milliónir tað er rættiliga nógv eisini landssjúkrahúsið raksturin av landssjúkrahúsinum krevur eina rættiliga stóra framskriving og serliga ella serstakar serstakur sjúkrahús heilivágur tað sama

á almannamálum havi eg hug at nevna nakrar framskrivingar til dømis fyritarenpensjón pluss átjan milliónir arbeiðsfremjandi tiltøk pluss tíggju ein hálv millión tað bleiv sagt minnist eg tá okur tosaði um eina lógarbroyting sum okur ætlaðu at hava ígjøgnum í fjør um at skerja nakað av av játtanini til arbeiðsfremaðandi tiltøk at mann roknaði við at hon fór at flata út ella atkontorin til fyritíðar pensjón fór at flata út men tað vísti eg bara at báðar ferð spola akkurát líka skjótt upp eftir statvekk og akkurát hví tað er tað dugi eg ikki at siga men eg kann bara konstatera at soleiðis er tað

okur hava valt at gera fyri umleið fjøruti milliónir í raðfestingum í á fíggjarlógini og vissu okur skulu taka nakar burtur úr rúgvuni eg haldi hetta eru allar góðar raðfestingar sum koma sumhava við vælferðina hjá okum at gera

undirvísingarøkinum har fáa okur eini flokk afturat av sjúkrarøktarfrøðingum okur fáa ein flokk afturat av heilsurøktarum okur fáa eina alaru útbúgving sum hevur rið nógv saknað og

harafturat hevur mentamálaráðið valt at at raðfesta sernám við eini hálvari millión

øumhvørvis og vinnumálaráðið hevur onkrar spennandi raðfestingar eina komma átta millión til grønar orkuverkætlanir eg veit kkium tað er tað grønasta sum er ovsa á fíggjarlógini men tað er so serliga til at fáa kortlagt og kanna tær heitu keldurnar tað liggur jú beint til høgrabeinin hjá okum tað er ein orka sum er í jørðini hví ikki fáa gagl av henni skjótast møguligt umhvørvisstovan verður raðfest við einari komma tvær milliónum

ein ein komma ein millión verður eisini veitt til eini ein eini eina verkætlan fyri at fáa sett byrjan upp á

heilsuøkið hevur raðfest fyri umleið ellivu milliónir tað er avgjørt at tvær milliónir skulu fara til eina sjokriadriska skaðastovu og í heila tikið at styrkja barnaogungdómssykriatriuna til palliatión og krappamaisætlan verðar avsett ein komma níggju millión til endurvenjing verður avsett eyka tvær milliónir gignið fær fýra hundrað túsund krónur til at útbúgva heilsufrøðingar kostog føslulælingar seks hundrað túsund krónur sjúkrahúsini vilja gjarna hava fleiri lærlingar og tey ætla at seta tríggjar afturat ein av hvørjum sjúkrahúsi og so til síðst ein komma ein millión til fólkaheilsustýri sum okur vanta okum rættiliga nógv av gsum landsstýrismaðurin annars hevur greitt væl frá øá almannaøkinum har eisini serliga settu pengar av til viðlíkahaldsvenjing endurvenjing til familjufyrisitingina til dagpeningarskipanina og millum annað har suðuri í suðuroynni seks hundrað túsund krónur av til dugna og átta hundrað túsund av til fleiri vertakspláss og virknispláss

fíggjarlógini tað er at mann hevur hevði sett eitt sindur meir av pengum av til tað grøna orkuskiftið okur hava sett eina komma átta millión tað er tað er fínt men eg haldi at i visi mann hyggur tíggju ár fram ítíðina so eiga okur at vera meira ops upp á akkurát tann partin eg veit ikki hvussu nógv pengar í av samla játtanini til viðlíkahald sum landsverk hevur fer til grønar orkuloysnir men egentiliga so burdi okur havt eina serstaka játtan til tað grøna orkuskiftið í føroyum

alt íð alt eini fíggjarlóg sum hevur raðfest vælferðina

ein viðmerking og tað er uni rasmussen ger so væl takk fyri ja í samband

nøkur ting kosta meir innan fyri almannamál og heilsumál tað má mann síggja eisini ljósini av at tað eru nokk so stórur fólkavøkstur sum ávirkar tey tingini eisini og og tað at mann fær meira kommunulæknar hækkar eisini nakað har hjá heilsutrygd so so akkurát tann parturin er sjálvandi eisini nakað sum ávirkar har men so ætlaði líka at rættleiða eitt lítið sindur av tí sum aksel v johannesen var inni á í samband við játtan til til endurvenjing hann helt at mann burdi hækkað játtanina til endurvenjing á almannaøkinum men tað var tað sum eg nevndi at har var mann komin upp á tað sum hann ætlaði eg gangi út frá at hann meinti við viðlíkhaldsvenjn
ina tí hann nevndi at mann ætlaði upp á
ja takk ger so væl erhard joensen ja takk fyrihara formaður tað er soleiðis at heilsuverkið hevur í hesari her fíggjarætlanini raðfest fyri tvær milliónir í endurvenjing ella í í ndija í endurvenjing tað verður sagt at tað er fyri at millum annað manna svimjihylarnar viðlíkahaldsvenjing á almannaøkinum tvær milliónir endurvenjing sjey hundrað túsund so tað er verður absolutt raðfest bæði á heilsuøkinum og á almannaøkinum og eg trúgvi at tað er kanska líka nogv brúk fyri at í framtíðini at tað verður velíkahaldsvenjingin sum okur koma at at fokusera kanska meira uppá endurvenningin inni á sjúkrahúsinum sær út til at fungera rættiliga væl men trupulleikin hevur verið tá ið tey koma út av sjúkrahúsinum og at viðlíkahalda teir førleikar sum tey fáa
men eg haldi at tvær milliónir í ár tað er so tað sum
tað kann blíva til o eg haldi at tað er faktisk ein rættiliga høg raðfesting takk fyri ja takk so er næsti røðari tað verður pollareynatrúgvu fyr tjóðveldi ger so væl oreg skuldi kanska byrja við at takka undanfarna røðara fyri læn av lán av brillunum hjá honum um tað fer at ávirka mína áskoðan á á fíggjarlógina at síggja við sambandsbrillum tað veit ikki men men kankanska klári eg ota harra formaður fíggjarlógararbeiðið kann tykjast sum eitt spenni millum orðini hjá kynverka heimspekinginum kom fusius sum sigur at tá vælferðin kemur brúka ikki hana allan og hinvegin orðini hjá amerikanska skemtaranum og rithøvundanum vroyggjer sum sigur ger títt besta og tak ikki lívið í ov stórum álvara fíggjarlógin er undir øllum ein øllum umstøðum ein bráðpanna
tl ein brúgv millum vaknaðar dreymar og sløknaðar við sjónir eitt spenni sum fevnir um tøl legv tøl og allar lagnar sum við tølunum fáa sínar gerandisdøgur at laga seg ella ikki sum eilla onnur
fíggjarlógaruppskot er tað bygta upp av útreiðslum og inntøkum og alt eftir hvønn fíggjarpolitiskan geira ella hugsjónr eina hellir til so kann fíggjarlógin hava stimbrandi ella tálmandi ávirkan á her haldi eg at vit síggja hvørki og tað er møguligt at tað er rætta loysnin nú tað tað skal eg ikki gera meg til serfrøðingurin nú vóni ikki at fornerma flokkarnar í samgonguni men eg havi trupulleikar við at síggja nakran serliga miðvísan borgarligan ella konservativan fíggjarpolitikk í fíggjarlógaruppskotinum útreiðslurnar spolaðú uppeftir annað enn at ta eru tar klassiska spenni har størstu fyritøkurnar í landinum sum hava ríkað seg upp við landsins loyvum og rættindum skulu rinda nakað minni í felagskassan enn ein sokallað stjórn vinstrumegin hevði ynskt her er torført at fáa eyga nakra serliga miðvísa langtíðarætlan innan grøna orku sum annars er eitt risastórt risastórt vakstrarøki í øðrum framkomnum londum hevur torført at fáa eyga nara serliga vakstrarætlani inan gransking sum veruliga flytur fjøll í øðrum londum tiltøk sum skulu brynja langtíðarhaldføri í eg sakni eisini ein veruliga málrættaðan politikk á listaøkinum vit kunnu jú útflyta list við teimum dugnaligu listafólkunum vit hava og innan framleiðslu av føroyskum búnaðarvørum bara tað at vit innflytta eina rigga av hoyggi og eplum sigi meira enn ríkilin hvussu lítið álit við leggja hendurnar á teimum sum vilja gera føroysku mattilboðini fjølbroyttar í hesum fíggjarlógaruppskotinum verður smfelagsvirsemið avlisið gjørt upp og bókført sum ein ætlan fyri komandi ár og miðvísu átøkini sum skulu vísa á tska leið eru fráverandi har veður verið í fíggjarlóginum meiri dókaltsspæl enn ein búskaparpolitisk ætlan í høvuðsheitinum er hetta ritið ein roynd at ballansera nakrar íløgu ætlanir kring landið og kanska eisini millum samgongufólkini sum tryggjar nøkur lunda frið og stabilitet á av samfelagnum koyri sína gongd og at nakrar almannaveitingar verða javnaðar er gott somuleiðis at lestrarstuðulin verður tað eg sakni tó eina hækking tí einki eg ivast í at lestrarstuðulin als ikki samsvarar bílistuog lestrarkostnaðin sum er á húsamarknaðinum í løtuni so vit áttu at hækka lestrarstuðulin veruliga politiska spennið millum andstøðusamgongu er tó í virðis og rættindapolitikkinum har samgongan rekur ein eftir mínum tykki ein kommunistiskan marknaðarpolitikk nú uppaptur meira vina og kenningarpolitikk har ikki bara teir stóru vininir fáa serligu rættindi úfrígjari frá landinum men eisini samgongufólkini sjálvi eftir øllum dømum standa fremst og taka ímóti landsins loyvi opið lýs og eftir mínum tykki ósmæin koruptión á aljósum degi júst so júst sum í teimum ódemokratisku londunum vit helst ikki vilja samanberast við og her haldi eg heilt ærligt at vit mugu taka tykkum saman tí her er rot komið í hvat verður tað næsta at kalea johannesen fær landssjúkrahúsið í gávu t jenus a rana fær kirkjurnar ella at jógvan lakirin fær løgtingshúsið í jólagávu t hetta ber ikki til taðer soa rot í samfelagnum heldur enn samanhald tíbetur vísir fíggjarlógaruppskotið okum eisini at føroyingar eru seiðir hava áræði og vilja tí uttan lóggávutiltøk tað vil siga uttan nakrar ávísar lógarbroytingar á skatta á avgjaldsøkinum so fylla vit meira í kassanaftur serliga er táð við øktari nýtslu batnandi útflutningstølum sum serliga stavar fá virðisøking ug dugnaskapi í alivinnuni fíggjarmálaráðið og landsstýrismaðurin skulu hava takk fyri eina góða búskaparfrágreiðing saman við fíggjarlógaruppskotinum turru tølini í einum siga okum at bruttutjóða rústekkan er vaksin hundrað og áttaogfýrs túsund krónur fyri hvønn føroying har úr hundrað og átagfýrs túsund fyri hvønn føroying í tvey túsund til umleið fýra hundrað túsund fyri hvønn føroyingum í tvey

at arbeiðsloysi er metlagt eitt komma tvey prosent at skuldin hjá privatum og vinnurekandi er væl lægri enn í grannalondunum umleið hálvtrýss til trýss prosent av btu har skuldini hjá privatum í grannalondunum liggur millum fimmoghálvfjerðs og hundrað og tíggju prosent av btuat í toskastovnurin framvegis er undir søguliga lágmarkinum menn av uppsjóvarvinnan og alivinnan hála samlaðu útflutningsvirðuni uppat

búskapurin er í einum konjukturi við vøkstri á trý til fýra prosent í ár og næsta ár tað loypir í eyguni at lønargjaldingar til almennar tænastur vaksa sjey komma átta prosent samstundis sum fiski alið og byggivinnan minkað við umleið tí saman og hetta e undir einar borgarliga stjórn skal eg skal eg minna tykkum á konjukturvísitalið vísir at føroyski brúkarin er eru ikki stórvegis ávirkaður á koronuforsetini tvørturímóti tilflytingin hevur viðført at haldføri í búskapinum eru batnamunandi og tað er gleðiligt saman við pensjónsnýðisskipanini hjá undanfarnu samgongu bøtir tað munandi um langtíðarhaldføri eg helt tó tá og eg haldi framvegis at betri er við størri fleksibiliteti við fráfaringaraldrinum vísandi til at tað er sera ymiskt hvussu fólk eru fyri tá teiy koma upp í trýssuni summi eru væl førur fyri vit at arbeiða meðan onnur eru púrasta uppslitið hesin eigur ein nútímans pensjónsskipan í størri mun at taka hadd vit fáa eisini at vita a vøru útflutningurin er vaksin úr fýra milliardir krónum í tvey túsund g níggju upp í níggju komma fimm milliardir krónur í tvey túsund og nítjan tað eru meir enn ein tvífalding upp á tíggju

brutliskuldin hjá landinum kann metast til tjúgu prosent av btu í tvey túsund og einogtjúgu eu hevur fimmoghálvfems prosent danmark hevur fjøruti prosent og at skuldarmetingin hjá mudis reyðtingin er triðja hægst hetta fær meg ot hugsa um útsøgna hjá gjørdið waschinton um at stovna nýggja skuld er ikki hátturin at gjalda folna skuld við miðal minstagjaldføri er sjey átta hundrað milliónir krónur oman fyri tað kravda tað er mær vitandi ein nýggj støða hjá sitandi fíggjarmálaráð so kanska kanska hvussu børn batnaða stóru yvirskipaðu tølini siga okum sambært inntøkumetingunum mettu útreiðslunum at inntøkurnar fyri komandi ár verða seks milliardir tvey hundrað og áttaoghálvfems milliónir og útreiðslurnar seks milliardir tvey hundrað og trýogtretivu miliónir krónur harvið fær landskassin ei rakstrar og íløgu úrslit á fimmogtrýss milliónir krónur og hettar er so aftaná eitt serligt vinnusbýti frá banknorðdig og aftaná at hava hækkað løvukarmin nøkulunda samsvarandi úrslitinum samanumtikið er t úrslitið av einum hampiliga væl rygtum samfelag síðan fíggjarkreppuna í tvey túsund og átta so mikið væl at grundarlag er fyri at taka størri fet á tí eigur tað at vera ein sjálvsøgd ætlan hjá eini komandi samgongu at taka enn størri stig at gera føroyska búskapin sjálvberandi vit vita eisini at tað eru fløskuhálsar í byggivinnuni námsfrøðini og á røktar og umsorganarøkinum hetta eru øki sum eiga at raðfestast hægri við fleiri útbúgvingarplássum at á nýggi flokkurin av sjúkrarøktarfrøðingum verður upptikin er frálíkt men eg sakni eina meira miðvísa raðfesting fyri eitt nú ergoterapi og fysitrapi sum eru fakøki sum serliga gagnað seinheilaskaddin á tíneurologisku økinum og viðvíkjandi geneatriskum sjúkum her átti at verið gjørt a miðvís ætlan millum land og kommunur tí nógv er at vinna í væl skipaðum fyribyrgjandi og endurvenjingararbeiði

tað er eisini gleðiligar íløgur at hóma hóast karmurin lækkar rættiliga fitt samanborið við innverandi ár at játtan verður sett av til sandslív nsrós men latmeg játtanina at fáa bein at gangaá mær dámar eisini væl at pengar verða játtaðar til ferðsluábyrdir í vágum eg hugsi a eina mest um atá vegateinim oman í sørvág eg veit hannviðri sum eitt klúta teppi at at hann hevur kunnað ligið so leingi so í so vánaligum standi er mær er meir enn gáta men ta eg vóni at at pengar verða brúktir til tað at vit seta pe av til at fyrireika tunnilin til vestmanna og framhaldandi gerav tunnilin til dals er gleðiligt her kundi upphæddin kortini verið eitt løgd á støði so arbeitt verður alt árið harvit koma vit eisini skjótari til bæði tjørnuvíkartunnilin og til gjáartunnilin sum uttan iva kunnu gerast av tunnilsteimunum kundi hugsað mær at nú er tað ein so risa risa risastóra ætlanin eg kundi hugsað mær at landsstýrismaðurin greiddi eg eitt sindur frá hvør ætlanin og tíðarætlanin eru við suðuroyartunlinum eg dugi ikki at síggja nakað beinleiðis átak um samhandsfasta samferðsluætlan serliga havhandi í huga svíkjandi inntøkurnar hjá eysturoyartunlinum landið hevur bundið seg til eina minstu inntøku til tunnilin men eg finni ikki ta útreiðsluna í uppskotinum sambært tølunum sum hava suðrarundan um støðuna so snýr tað seg um eina upphædda millum fimmogtjúgu og hálvtrýss milliónir krónur tí hevr tað verið gott um landstýrismaðurin greiddir frá støðuni tí um hendan søðun ikki er viðgjørd og ikki partur av fíggjarlógaruppskotinum so etur hon lættiliga yvirskotið upp og tá kann mann fáa illgruna um kreativa bókføring ella undirprieritering í hesum uppskotunum fyri at fáa tað at síggja eitt sindur átuligari út her er eisini gleðiliga raðfestingar á heilsuøkinum serliga gott at fáa børn atgongdina til sálarliga hjálp til ung og eisini sálarliga skaðastovan er eitt stórt framstig játtanin sum nýggju orkuátøk er góð men eisini alt ov lítið framtkin til ambisiøs ungrandi europeiski orkumarknaðurin eigur avgjørt at vera eitt útflutningsmál hjá okkum aftaná vit hava lagt alla orkunýtslu á landi til varandi orku her mugu vera nógv meira ambisiøs og hyggja eins og norðmenn eftir møguleikunum sum gera okkum til framleiðar og útflytarar av orku heldur enn bara brúkari í ein ávísan mun stýrda kapitalistiska marknaðarskipan í vesturheiminum hevur verið sera gagnlig fyri búskaparvøkstrin og okara leiðum men ein av stóru búskaparligu spurningunum eru um vit kunnu halda fram at vænta okum búskaparvøkstur og fólkavøkstur í framtíðini nógvar ábendingar eru um at vit í veiðuni eftir búskaparligari vælferð koma at mørkum tá um gagnnýtslu av náttúrun er avi tíðin har vit nýta og blaka burtur uttan fyrilit er farin saman við ynskunum og vøkstur mugu vit fáa burðardygd at fylgjast hetta er serliga viðkomandi viðkomt hjá okum sum liva av og mitt í náttúruni eg sakni eisini genialitet í fíggjarlógaruppskotinum tað góða átakið eksfaktorin um tit vilja havandi í huga øll okkara dugnaligur vinnulívsfólk øll okkara

fólk og allar útlendingar sum hava valt at búseta sger so sakni eg tað sum er meira enn bisnus av siushum um tað er tí at vit politikarar dáma so væl at vita best skal vera ósagt men eg haldi at tey tænta okkum væl sum samfelag um vit ír størri mun loyvdu í verksetandi spýrum at spæla sær við ovurovns møguleikunum vit hava sum eitt framkomul land vit tjóðveldi skuldu geva okkara íkast til hetta fíggjarlógararbeiði næstu mánaðirnar og sum útgangsstøði er hetta uppskotið ikki verri enn so at um verulig samráðingarhugur er so er andin fúsur at gera semjur út frá somu áskoðan sum vorðen boffil segði at tú kanst sita í sálarliga skugganum í dag er tí at onkur gróður setti eiftt træ har fyri nógvum árum síðani tíðin er komin at flyta føroyar inn í eina búskaparliga sjálvbjargnatíð tað megna vit takk fyri

viðmerkjarar tað fyrstta verður høgni hoydal ger so væl harðar formaður marur líkaði væl røðurna hjá pottarenatigvu sum hevði politiskar visjónir og hugsjónir aftan fyri seg og sum eg fataði tað og tað veit eg at páll altíð hevur sum hevðir fólki sum ígangstøðu fólki í landinum og ta samanhaldað ta skaparnar evn sum býr í fólkinum h og eg havi somu kenslu sum potarenatúgvu at at henna fíggjalógin er onkursvegna hvørki har eru nøkur góð ting har er eingin politisk kós og tað legði pollarenatigvusun fram tað vónani at hann fær at arbeitt við eisini í fíggjarnevndini sum val eisini nýggja samanseting nú men sí ena ei heilt ítøkiligan spurningur pollareinatigvur tá hann fór gjøgnum fleiri íløgur kring landið summar av teimum gleðir seg eisini um men dalstunnilin hann stendur framvegis á hesum er ólupku í níggju milliónum um árið og tað

boð upp á um um kanska møguligt at fáa hækka tta játtanina so at vit so at so at vit fáa gjørt dalstunnlidnan skjótari

mikið at vit hvussur tryggja at tað arbeiðið sum er í gongd við hjá tunnilsheiminim at tað kann tað kann vera alt árið tí tað at at steðga og byrja og steðga og byrja tað er øgiliga tað er øgiliga nógvur missur í tí altso í effektivari arbeiðstíð so so eg haldi tað er týdningarmikið at mann fær hvussur eina játtan sum tryggjar at tað arbeiðið kann koyra javnt og samt alt árið og og sum sagtvistutað skulu nakrar milliónir krónir til afturat fyri at fáa tað at at rigga so so haldi eg mann eigur at finna semja um tað tað ger jú eisini tað at fyrr koma vit bæði til tjørnuvíkartunnilin og til djáartunnilin sum eftir ellants dømim skuldu byggja st eftir eftir sama leisti takk fyri ja takk so er tað uni rasmussens m fyrenaviðmerking ger so væl takk fyri ja tað va e gott at pollareynatúgvu eisini kundi síggja onkur positiv ting við við fíggjarlógini

við tað at hann nevndi um rotinskap og eg minniski um hann nevndi koyruktión eisini so haldi eg má á vera rættiliga varin við hesum eg eg føli tað eitt sindur sum at at tað er onnur sum sum fáa tað til at vera rotskap og oykoyruktión í mínum sambandi er tað hetta við at tavan fekk kvotu persónliga visti eg ikki an gonga av at teir høvdu søkt geg fekk ta eg fann út av tí tá ið eg fekk at vita at teir fóru at fáa so uppá tann matan haldi eg at tað blívur øgiliga keðiligt at mann verður faktiskt hongdur út at vera

ja tak ja takk so er potlarenatygvu e sum luga svara ger so væl takk fyri øh tað veld sjálvandi um eyguni sum síggja taðtað er tað altíð men tað er einki ivastu tí at í teimum samansetingunum sum hava verið so er tað sambond sum eru alt ov nær og tað at at løgtingslimur beinleiðis standa so móttakarar av av a av loyvum og so frammeði tað tað er ikki í lagi altso tað altso tá er ikki bara ein spurningur um eyguni sum síggja tú er tað ein spurningur um nøkur nøkur faktisk viðurskiftir sum ikki eiga at bera til og tað eigur mann tá eigu mann at vera so mikið fræur at mann syrgir fyri at at halda gøturnar greiðar innannígisend samgongu að tað tað eigur ikki at bera til at ein ein sitandi løgtingsmaður fær beinleiðis ágóða úr landskassanum tí at ha ítí at hann sendir nakasta tað tað tað tað gongur ikki tað tað tað dgi tað tað eigur samgongan eisini at síggja tað tað ber snógk sakt ikki til og tað er ikki at eg ætli mær at leggja efti nøkrum ávísum tað er bara tað prinsipiellig tí at at vit kunnu ikki sum tinglimur
er ov ríkugt upp við loyvum sum landið eigur takk fyri ja takk
eg væl siga áðrenn e fari ati lasa viðmerkja tað er sema kirkju hjá tingmonnum at sita og kalla onnur fyri at vera korukt hetta snýr seg um fíggjarlógarviðgerð og eg vildi heita á tingfólk um at halda seg til til tað so fær bjarni hammer eina viðmerking ger so væl takkyrhara formaður pollarenatúgvu vísti á ella saknaði eftir einari ætlan við suðuroyartunlinum vistimann hyggur í fíggjarlógina so øllum føri eg sjálvur haldi og tað er ikispara í hesum saknar tag at tar øll suðuroynum og nógv onnur tað virka sum um tað er eingin ætlan beint nú eingin pengar e settur av til tvey túsund og tveyogtjúgu tvær milliónir eru eftir sum hann ætlar at flytur um og ætlar at gera eitt til annað forkøla tiltak við at gera onkrar forkanningar sum burdi langt í verðin sum verða gjørdar og tað skuldi verið settur so nógv meira pengar av men um mann kemur ígjøgnum møguliga jólum til sandoynna longu fantastiskt og hvat so so stendur mann hevur eitlanasta einki onga ætlan vussu ann kemur víðari
pel pallareynatúgvu um tað harra formaður takk fyri ja takk ger so væl patlarenatúgvu takk fyri formaður ja eg haldi tað er ongantíð ov ov tíðliga hjá samlaðu politisku skipanini at at viðgera spurningin um suðuroyartunnilin tí tí vit vita tað at tíðin hjá smyrli hn hon hevur eisini ein eina enda dátu soso
tann tann tíðarætlan má ikki glíða for langt út so eg haldi tær reellu politisku samráðingarnar millum allar flokkarnar um hvussu vit fáa skipað suðuroyartunnilin ðtær eiga at fara í gongd nú tí at tí annars koma ta støðuna sum vit eisini hava vð við við sandoyartunilim at tað blívur bara til eitt eljustríð og tað er eingin grund til at at enda eg haldi tay allarflestu inni er eru eru samd um at vit skulu hava ein suðuryartunnil tað er bara ein spurningur um at finna finna loysnin um at fáa skipað tað arbeiðið so væl sum gjørligt takk fyri formaður ja takk so er næstur at røða steffan klein poulsen fyri miflokkið ger sovæltakk hara formaður ja vit viðgerða fíggjarlógaruppo
skotið fyri komandi ár tvey túsunog veyogtjúgu
og har fór eg ætla at byrja við tað hevur nógv kjak um báttlinjan bátt linjuna sum er eitt úrslit av rakstrinum og inntøkunum hjá okkum her í føroyum og metingin fyri tvey túsund og einogtjúgu hon vísir minus seks milliónir sum er eitt nógv betri úrslit at vænta og á hesum fíggjarløguppskotinum standa í løtuni pluss fimmogtrýss milliónir á botningini og summi halda so hetta vera ov lítið men vit hava so øll fyri eitt positivt úrslit tað haldi eg er øgiliga gott
á og og rakstrarvøksturin frá frá síðsta ári til jár hann er hann er rýmiligur og liggur á einum komma níggju
og tá tað kemur tilhesa botnlinjuna so er tað soleiðis at vit vit fáa ikki stýrt øllum faktorunum inni her tað óansæð hvønn politikk vit ynskja at føra eisini fíggjarpolitikk so eru tað nøkur ting vit ikki fáa stýrt búskapurin hann hann sveiggjar upp og hann hann sveiggjar sanniliga eisini niður ø og og tað síggja vit millum annað á inntøku síðuni har tað er ivasamt um um mann klár at fiska allan makrelin og har vit fáa tey kjøldini inn av gjølduni og botnfiskaflotin hann hann hevur svigið leingi har kemur ikki nógv inn har ælingin hevur kanska verið meira stabil men men onkuntíðnar kemur taðeisin fyri at at at tøkan er munandi lægri enn enn áriðfyri so vit kunnu ikki taka allar hesar inntøkurnar fyri givið og so hava vit eisini baksast við korona í eina langa tíð mentíbetur kann mann siga so hava føroyingar vera øgiliga virknir í okkara egna landi tað síggja vit aftur á mmig inntøkunum og og eg haldi feløgini hava klárað seg betri enn væntað serligan í í hesum fíggjarárinum og samstundis er tað eitt eitt konstant trýst á rakstrarútreiðslurnar og tað vil so vera og í sambandi við handfaringin av korona so vil eg bara enn einaferð rósa okkara landsstýri tí eg haldi at landsstýrið legði fyri við nøkrum øgiliga skilagóðum loystum tá ið vit raktukorona fleiri lond tey opnaðu bara posan landskassin stóð víð opin og táð fór og tað fóru hjálparpakkar út meðan her í føroyum so halda vit hava verið øgiliga skilagóð um mann e ikki bara læti lest men mann hevur givið hjálparpakkar við skili og tað er verur eitt samt løgting sum staðir aftan fyri tað so eg trúgvi at tað er eisini er ein ein forkláring til at úrslitið í fjør ikki er verri enn hvat að er minus seks milliónir og har kann mann kanska eisini kalla teir fyri nakrir konservativur hjálparpakkar nú tá ið pollareynatúgvu og onnur seknaðst eftir einum konservativum fíggjarpolitikki frá hesari samgonguni so haldi eg at har hevur mann verið konservativur í øllum førum í e rættiliga sunan forstand men tað verður tað verður tosað øgiliga nógv um um hesa bottlinjuna og raksturin hjá landinum harrarformaður men eg havi hug at eisini at flyta okkum yvir ella flyta ð yvir til almennu skuldina øhtí hon sigur eisini okkum nakað um um standin hjá okkum føroyingum og visum vit skuldu tosa um almenn skuldina so er tað øgiliga gott at hyggja eftir einum parametri sum tey kalla fyri egs skuldh har mann mann ger almennu skuldina upp í øllum londunum eftir einum sama loysti so kann mann samanbera seg við onnur lond og og har er tað har tekur mann so landskassan kommunurnar og og eisini almenn feløg sum til dømis eysturoyar ogsandoyartunnilin og tórshavnar havn verða eisini uppgjørd sum ein postur tá tað kemur til okkara egeeskuoth og og har stend ta øgiliga væl til øeg veit ikki eg haldi ikki tøl er komið út fyri tvey túsund og einogtjúgu men í tvey túsun og nítjan varð skuldin á fimmogtretivu prosent av pdu og honn hækkaði so nakað til fýraogfjøruti prosent av pdu í tvey túsund og tjúgu og tá tók mann eitsu eitt øgiliga stórt lán

og eg haldi ikki at tað varð brúk fyri øllum hesum pengunum so sum møguliga tað talið er lægri í dag og og tað merkist so at vit í føroyum liggja á hesum sirka fjøruti prosentinum í almennari skuld har har landskassin sjálvandi er nógv tann størsti parturin og tá liggja vit á støði og og enda undir onnur skantinavisk lond sum eisini tey flestu liggja um hesi fjøruti prosentini men hyggja vit til onnur europeisk lond sum eru væl størri enn tey skandinavisku londini so hava tey eina nógv hægri skuld ein stórur partur av londunum liggja um um fýrs prosent millum annað stórabretland og grikkaland er eisini við í hesari uppgerðini og liggur so nógv nógv hægri men men tað sum eg bara vil vísa á herpeint er at at støðan er faktiskt rættiliga góð í føroyum og og við korona eg mentu sum haldi ikki eri komin við hesi tølini so eru vit sum stendur upp aftur betri til samanborið við onnur lond og hví tosa um tí almennu skuldina men tað er tí at tað varður dsturæli stórkt fokus á á botnlinini og sjálvandi skulu vit hava tað men eg haldi at hettaar skuldarstøðið sum vit hava í føroyum tað speglar eitt nógv longri tíðarskeið og og er ein faktorur sum lýsir hvussu hvussu støðan ev verið ja seinastu tíðina her í føroyum og tað halda stendur øgiliga væl til í mun til onnur lond og og aftil spurningin um um yvirskotið hjá okkum er for lítið altso vit hava ein fólkavøkstur á sirka hálvtrýss fólk um árið og tað hava vit havt nú í í eini fýra fimm ár samstundis tað sum fleiri kalla eldrabyrjuna hon hon ger seg bara meir galdandi ella tær demografisku avbjóðingarnar og aftur tá tað kemur til akkurát hesar demografisku avbjóðingarnar so so vísir tað oso sær mann eisini tað aftur í í øðrum framkomulondum í vesturoyminum øh vit kunnu taka japan sum sum rakdi deoraktarnar kreppu í í hálvfems fyrstu hálvfemsunum tá byrja ein skuld at hópa seg upp og man kansn spyrja er tann kreppan ikki liðug enn jú tann kreppan sum te raktu hálvfemsunm er nokk liðug men skuldin hon er bara váksið konstant síðani ghar heldur mann at henda eldrabyrðan er ein partur av forkláringini og so hevur t eri ein bankakreppa og so korona og skuldin hjá japanaranum er í dag omanfyri tvey hundrað og hálvtrýss prosent av ptu

har haldi eg at í hesum menti við at hyggja aft hesum so so stendur tað øgiliga væl til í føroyindi vit hava klárað okkum øgiliga væl vissu vit hyggja eftir tí almennu skuldini og og ta eru sjálvandi kommunur og og onnur almenn skuld eisini

og og tað sum er nevnliga positivt í mun til demografisku avbjóðingina so er tað nemliga eisini ein øgiliga positiv støða at vit standa í tá vit hava tilflyting sum gevur okkum fleiri hendur at arbeiða og vit hava framvegis eitt øgiliga høgt burðaravlop tað tað eiga føroyingar stórt rósfirði ø sum sum er sum ger kanska at okkara demokrafi er minni skeiklað enn demografiin hjá øðøðrum londum serliga í suðureuropa og ikki minst já panarum sum hava tað elsta fólkið í miðal sman ger altso miðalaldrin í japan er hægst í øllum heiminum og tað sama kanska aftur í skuldini men hetta er hetta er ein avbjóðing sum vit eisini standa yvirfyri men eg haldi vit vit standa øgiliga væl í tí

øog til seinasta hara formaður so fari ag flyta mæg yvir til íløgurnar og og raðfestingarnar sum verða gjørdar í hesari fíggjarlógini tað er verur nógv tosað um støðlaðar pengar altso pengar sum ikki eru brúktir ella íløgur sum ikki eru fluttaðar av kann mann siga har hevur landsstýrismaðurin so skorið nakað niður í tvey túsund og tveyogtjúgu av tí sum hann væntar verður óbrúkt og tað tað kevur sjálvandi góða meining og hví er tað óbrúkt altso tað er kanska bæði tað atað er øgiligt trýst á okkara arbeiðsmarknaði men eisini nakað við teiming oftani til dømis við tunlnum so som kanska ikki verður so ræla nógvr pengar brúktir men tá gongd kemur á so verða sanniliga nógvir pengar brúktir og og tað verða tað millum annað við einari stórari og spennandi íløgu sum er skotini í gongd fyri heilt fáum døgum síðani tað er tunlarnir norðum fjall har eru hundrað og tvær milliónir játtaðar til á hesari fíggjarlógini og tá ið tær so koma í gongd so hevi mann beinanin hug at spyrja spyrja seg sjálvan klára klára játtanina at fylgja við tí avil a síggja at ella hava sæð at viðarðayartunlilum og káltbarartunlilnum at at tað var arbeiða so skjótt at at játtanin ikki altíð hvur klárað fylgt við men heta er øllu ferðinm ein øgiliga spennandi verkætlan sum er komin væl í gongd og ótrúliga gott fyri øki norðanfyri mann sær longu hvussu hetta ávirkar hasum bygging av sethúsum og og sethúsa prísurin hann hevur longu gjørt eitt eitt eitt stórt drykk uppeftir samstundis er tað eisini øgiliga spennandi at síggja hvussu vinnan norðanfyri fyri at reogera upp á hetta her tí at verandi tunlar gera faktiskt tað at at tað e øgiliga trupult við logustykki serliga tá ið stór ting skulu flytast men nú hevur mann tunlar sum aðrastaðn á landinum og eg trúgvi at at tað fer at síggjast aftur í vinnulívinum og samstundis hava vit fámjistunnilin sum á fíggjarlógini sum fær áttaogtretivumiliónir og tað er eisini ein onnur spennandi íløga men tað er ikki bara íløgur á okkara fíggjarlóg eg skal flyta meg yvir til økið hjá jens arana so ger mann har stórar raðfestingar innan fyri útbúgving tað fara heilar sjey milliónir til fróðskaparsetrið har mann nú fer at raðfesta ktútbúgvingina á hægri har fara bakkilorlesandi verða tikin inn hvørt ár samstundis sum mann fer arbeiða við at seta eina mastóurútbúgving á stovn innan fyri kt og tað er harðt tiltrongd tá tað kemur til okkara sjúkrarøktarfrøðingar so tekur mann ein eyka flokk inn har og tað sama ger mann eisini við okkara heilsurøktara og ein onnur spennandi nýggj útbúgving verður sett á stovn og tað er alaraútbúgvingin øog har tað er har fer ein stórur summar av pengum til akkurát hetta økið og tað haldi eg tað tað gevur góða meining tí vit hava brúk fyri fólk innan júst hesi økini og tíðin hon hongurgongur undan men hini landsstýrisfólkini gera eisini fleiri aðrar góðar raðfestingar og tað bleiv spurt av av onkrum hví hví námsfrøðingarnir ikki eru við men har er landsstýrismaðrin landsstýrismaðurin er eisini inni á tí økinum og ger nakrar kanningar um mann ikki kann umumskipa tær útbúgvingina nakað og heilsuhjálpararnir er er heldur ikki gloymdir har tað arbeiðir landstýrismaðurin eisini so kanska eitt ting fyri at nevna eitt ting sum eg sakni og landstýrismaðurin dámar ikki alt væl at at mann stendur og ynskir og ynskir ynskir og ikki vísir á onkrar skurður í raksturin men tmen tað er eitt ting sum eg vildi ynskt og tað var aksel johannesen eisini inni á og tað er játtanin til menningar og og neyðhjálp sum í dag er níggju milliónir eg haldi mann gott kundi hækka ta játtanina kanska upp á upp á tær tíggju og í tí sambandi at at veita neyðhjálp og og stuðul til onnur lond so so e havi eg avi víst á at føroyingar eru faktiskt rættiliga gávumildir tað verður givið ræðiliga nógv úr egnum lumma og tað skal ikki forsmáast tí tað ger nakað við tann einstaka føroyingin og og hvør veit um tann upphæddin samlaði upphæddin ikki nógv størri enn hesar níggju ella tíggju milliónirnar má eg haldi samstundis at tað er up á pláss at at at at ein partur av fíggjarlógini eisini her gtí haldi eg gott vit kundu raðfest tað hægri men um tað akkurát skalt fara til vaksinur sum aksel jahans vísti a tað tað veit eg so sti heilt tað

øgiliga skilagóðir skilagóðar umsrokreringar tá tær kemur til hesar pengarnar har mann fyrr koyrdi tað ofta í stórar pottar har eg ivist í mann sá pengarnar aftur um tæir para eftirnær upp í og umsiting og annað har mann nú fer beinleiðis til føroyska felagsskapur sum veita hjálp kring allan heimin tað haldi eg ein øgiliga skilagóður loysnir og tað ger tað nógv meir hugaligt at seta meir pengar av av júst hesa kontuðina so er tíðin farin harharra formaður vit kunnu bara lata væl at hesari fíggjarlógini og og standinum í føroyum takk fyri ja takk so er tað viðmerkingar til erhard joensen ger so væl atakk fyi hara formaður og takk fyri eina fína røðu seffan klein dámdi væl at at stefan klein poulsen tosar tosað hesa fíggjarlógina upp og tosað tann føroyska búskapurin upp tí tað er veruliga soleiðis at tann føroyski búskapurin er í ótrúliga góðum standi eitt sum eg sakni tá ið tað verður tosað um at at útreiðslurnar vaksa ov forhøgt tað er ati okur hava jú ein rættiliga stóran fólkabøkstur samstundis sum okur hava eina demokratiska ta demografiska skeikling tasega okur blíva rættiliga nógv fleiri eldri eg sakni eitteina eina uppgerð yvir hvat altso hvat setir tað av trýsti á teirn almenn teir almennu kassarnir teir almennu stovnarnar tavil siga heilsuverk almannaverk skúlaverk og so víðari tað kemur ongastaðni fram men tað setir eitt ótrúligt trýst á teir almennu kassarnar
ja
takk so etta stefan teimum hvussu tú hevur vorðið at gjørt væl ja har fór mann vit hava góð orsøki til at tosa ikki tosa niður á okkara búskap men tosa upp tí at tað stendur sanniliga væl til í føroyum og eg royndi nevniliga at vísa akkurát tað er tað her sum er jóansin var eg nævn at at útreiðslurnar vaksa tað gera tær og tað eru nakrir faktorar sum liggja aftanfyri millum annað sum fólkavøksturin og sanniliga eisini tær demografisku avbjóðingarnar tey vilja síggja at onnur lond hálvvegna góðtaka at koyra við stórum undirskotum millum annað japan sum hevur eina ógvusliga skuld og tað kemst av at tað eru ikki hendurnar til at forsyrgja øllum teimum og og og fíggja allar tær tænastur sum skulu til teir eldru íbúgvarnir og sum framvegis og tað sær mann aftur í tí almennu skuldini og og har vónar mann sjálvandi at hetta er ein pukkul sum gongur yvir at tá ið demografiin so útjavnar seg at mann so kann tala hesa skuldina aftur
men men í føroyum stendur tað samstundis øgiliga væl
til samanlíkna av hini londini sum sum kanska hevta ikki verið líka ringt í føroyum men man skal bara vera varur við at hetta er ein avbjóðing ja takk næstur at røða verður ruttvang fyri framsókn ger so væl takk fyri harra formaður ja hetta er tann triðja av fýra fíggjarlógumi hjá hesari samgonguni tað er altíð spennandi tá ið ein fíggjarlóg kemur í tingi sum andstøða so veit mann jú einki um hvat tað er sum kemur men mann veit at tað er nógv trýst á serliga útreiðslum tað tað tað kenni eg alt til frá áðrennum vit vóru í samgongu htað sum eg haldi eg nokk so áhugavert taðr tað at vit hava eina samgongu av trimum flokkum sum allir eru høgru menn á miðjuna og tað burdi gjørt at tað var meira semja um at tálma útreiðslunum altso í undanfarna samgongu vóru vit framsókn saman við tveimum flokkum sum vóru vinstru menn á miðjuna og tað haldi eg merkti øgiliga nógv fíggjarlógararbeiði og eg billaði mær
in at tað var tí at vit vóru høgrumenn at tað var tí at vit høvdu hug at halda á
aftur í útreiðslunum øh men eg havi sagt tað so oftani atað hetta her við at mann sigur tað sum vendir niðurvendir upp tað kann mann í føroyum siga at tað sum plagdi at vera til vinstru er til høgru og vntø

andstøðan hevur eina týdningarmikla funktión tá ið tað kemur til fíggjarlógararbeiðið landskassin hevur ongan bankráðgeva ella kundaráðgeva sum ringir ella sum skrivar ein rykkjara tá ið mann fer niður um null

tí er tað onkursvegna andstøðan sum skal vera kundaráðgevin sum sendir rykkjaran vit hava sjálvandi eisini búskaparráðið sum talar at og vísir á hvussu fíggjarpolitikkurin átti at verið vit hava mudis sum gevur landsstýrinum karakter fyri sín fíggjarpolitikk og lánveitarar reagera jú eisini at seta rættuna eftir hvussu teir halda at skilið er

øhfyri tað fyrsta mann kann byrja við einum nokk so ópolitiskum spurningi hvat kemur inn og hvat fer út er tað javnvág er tað avlop la er tað hall hesa ferð hava vit avlop vit hava eitt avlop upp á fimmogtrýss milliónir og í útgangspunktum er tað gott fyri mær var tað eitt sindur óvæntað eg hevði væntað eitt hall upp á eini hundrað og tvey hundrað milliónir men tað hevur landsstýrið som megnað at koma við einum lítlum avlopi tað sum vit síggja er at tað eru nakrar serligar orsøkir sum gera seg galdandi o sum geva hetta her avlopi tað er millum annað tað at mann hevur skrúvað niður nógv fyri íløgum

tað tað sum mann kann vera bangin um er at tað eru ikki tað eru ikki fíggjarlig átøk sum gera at mann hevur eitt avlop og tí kann mann vera bangin um at hetta bara hevnir seg aftur komandi árini at mann brúkar so mikið meira tey komandi árini tí tað er neyðugt at gera nøkur átøk fyri at fáa javnvág í fíggjarviðurskiftini hjá okkum o erhard joensen spurdi undanfarna røðara vísti á hetta her við fólkavøkstri og samtíðis við teimum broytingunum í fólkasamansetingunum tað at vit fáa nógv eldri fólk hvussu tað blasr landskassan og tað er púra rætt men vanligur vøkstur tað at ung fólk flyta til føroyar arbeiða gott nokk hava tað børn sum skulu í skúla dagstovn tey brúka læknar og sjúkrahús men tað gevur eitt fíggjarligt yvirskot og tað verður eisini sagt í viðmerkingini frá fíggjarmálaráðnum at tað at fólk flyta til føroyar tað bøtir ómetaliga nógv um haldfør og tí kann mann ikki brúka fólkavøkstur sum umbering fyri eitt avlop hinvegin tað at vit blíva fleiri eldri tað vita vit at tað kemur at kosta og í tvey túsund og nítjan tá ið hetta landsstýrið gjørdi nakrar broytingar serliga fyri pensjonistar so bleiv jú ávara sera kraftiga av millum annað landsbankanum problemið er ikki at mann ger tað betri fyri pensjonistar problemið er at mann ikki fíggjar tað mann skrivar eina rokning og mann hevur ikki gjørt sær far um hvør skal betala bara ta fyrsta árið vísti útrokningar at tað koma at kasta kommunu og landskassanum hundrað og fimmogtjúgu milliónir og í tøkt við at tað verða fleiri pensjonistar so blívur tann upphæddin størri og størri ta upphæddina hevur mann statvek ikki fíggjað og tað er ein av orsøkunum til at mann hevur ikki størri størri avlopum enn mann hevur í dag

so er tað hetta her við annars innihaldið í altso hvønn hvønn letur mann fíggjað og hvønn hvønn raðfestir mann í fíggjarlógini og tað er meira tann politiski spurningurin burdi tað verið og har var framsøgmaðurin hjá javnaðarflokkinum inni á hesum at at hendan samgongan før júst sosial demokratiskan útreiðslupolitikk og tað er eg púra samdí sosialistiskan útreiðslupolitikk man mann raðfestir øgiliga nógv mann hevur lætt við at brúka pengar mann hevur mann hevur ringt við at taka inn aftur og og og tað haldi eg er eri sera óheppið í framsókni hava vit frælsi sum aðalvirði og tað er eisini fíggjarligt frælsi og tí halda vit vit halda sjálvandi at grundleggjandi vælferðartænastur tað taka vit fult undir við men hetta her vaksandi trýsti á at mann leggur meira og meira og meira yvir á tað almenna og og og og minni og minni ltur minni og minni vera eftir til borgaran tað er ein gongd sum okkum ikki dámar tí vit vita at ábyrgd og frælsi hongur saman jú minni ábyrgd tú hevur sum borgari jú minni frælsið hevur tú og og eg freistist viðhvørt til at halda at vit halda á við verandi gongd so verður tað soleiðis at borgarin hann pjóðir s ikki at hugsa um nakað hann fær bara nakrar lummarpengar og annars so er tað tað almenna sum tekur sær av restini eg trúgvi ikki tað er ein gongd sum hvussu ikki borgarligur flokkar eiga at taka undir við nakað annað sum eg haldi er áhugavert nú hevur nýliga vinnuhúsið sum borgarligi vongurin gjarna skuldi lena seg tætt uppat tey hava eftirlýst fleiri gjøld og lægri lønarskáti tað sigur eisini seg sjálvt at jú meira tú fært rindað frá tí almenna og jú hægri skatt tú betalir jú minni loysir tað seg at arbeiða undanfarn undanfarna samgonga gjørdi tað at vit fluttu vit lækkaðu lønarskattin og legdu meira yvir á gjøld

men men tað ger jú eisini at tað loysir seg betur at arbeiða og tað plagar at vera eitt slag orð serliga hjá fólkaflokkinum at tað skal loysa seg at arbeiða men tað ger tað jú ikki við hesari gongdini og tað er serliga aktuelt í hesum døgum nú vit hava so stórt trot á arbeiðsmegi og at nógv arbeiða niðursetta tíð serliga kvinnur og har verður tað víst á aftur aftur ja men hví skal eg arbeiða meir eg fái minni burturúr pertíma við at arbeiða meira tað er jú púra galið hendan samgongan ger nakrar raðfestingar pensjonistar fáa eina javning tað er eitt nakað sum vit settu inn í lógina so tað skal gerast mann raðfestir nakrar útbúgvingar sum eg eisini haldi er gott umsorgan serliga sjokriatriska økinum innan fyri heilsuverkið talgilt koyrikort so vítt eg dugi at síggja at kosta tað eina millión og mann raðfestir verkætlanir til grøna orku sum mann hevur raðfestir við eina komma átta millión eg kundi hugsað mær at nevnt nakrar kontoir sum í fíggjarlógini vit byrja fremst í fíggjarlógini grein trý fíggjarmál h har er umvaling av almennum bygningum sum eisini er viðlíkahald har er játtanin tveyogtjúgu milliónir krónur tørvurin er tveyogfjøruti milliónir altso mann sigur hundrað og fýrs fermetrar nei hundrað og fýrs krónur per fermetrar meðan tað í løtuni liggur niðri á einoghálvfems krónum per fermetrar tað er tað sama tá ið tað kemur til viðlíkahald av vegakervinum hjá okkum vit gera meira og meira av nýggjum bygningum av nýggjum vegum samtíðis sum vit egentiliga eisini ítøkiliga íkrónuupphædd seta minni av til viðlíkahald og tað er tann politiski logikkurin sum er øgiliga óheppin upp á sigt tað er tað at tað gevur atkvøður tað gevur atkvøður at byggja nýtt tað byrgir tað gevur ðu at gera nýggjur vegir tað eru so óalmindiliga fáar atkvøður í viðlíkahaldi og tí fara okkara bygningar og okkara vegakervi óneyðuga illa av tí sama

ja tað er øgiliga nógv mann kundi sagt her tíði er stutt so eg fari at taka okkurt fram tað sama er viðvíkjandi játtanini sum eitur kontorini dagføring av brúm og tunlum tað fer úr tólv milliónum sum í tí tvey túsund og einogtjúgu niður í átta milliónir komandi ár hóast at ein kanning hevur víst at tveyogtretivu brúgvar hava tørv á ábøttum beinanvegin tað saman við trygdartiltøkum á landsvegnum tað fer frá tólv komma einari millión í ár niður á sjey komma seks milliónir komandi ár hinvegin hevur mann raðfest vegir tunlar vit gera nógvar tunlar í senn í løtuni tað er gott men tað er ikki rætt at tað skal ganga út yvir viðlíkahaldi

raksturin av teimum trimum sjúkrahúsunum tey farin upp um milliardina nú tá er viðgerð uttanlands tald upp í eg má siga eg haldi at heilsuverkið er eitt av teimum økjunum sum vit skulu raðfesta tað er nakað við at tað er har vit sum borgarar eru púra prísgevin tá ið vit gerast sjúk og tí haldi eg at vit skulu hava eitt heilsuverk sum er ja millum tar besta í heiminum tað tað e eg ergrist ikki yvir á teir pengarnir sum verða brúktir har má eg siga men tað bekimrar meg viðhvørt tá ið landsstýrismaðurin í heilsumálnum í gásareyðum reypar av hvussu nógvar pengar hann brúkar tí at tað er ikki málið í sær sjálvum at brúka sum flest pengar tað má allatíðina vera ábyrgdin hjá landsstýrismannunum at mann fær so mest fyri hvørja krónu og tíverri hava vit sæð dømi innan fyri heilsuverkið um at tað ikki altíð nætúrvuliga er tilfeldið so tað er eisini á hasum økinum vit hava tørv á einari strammari fíggjarstýring almannamál tað er tann allarstørsti posturin á fíggjarlógini tað er vaksandi eg gleðist um at landsstýrið hevur raðfest sjeyogtrýss milliónir til bústovnar og øgiliga stóra partur av tí ferð til bústovnar her í høvuðsstaðarøkinum og vit vita at støðan hevur verið serliga ring her í suðurstreymi so tað eri eg sera fegin um at mann raðfesti tað millum annað til heimið á mýrini búðu umlatingar heim til børn og ung við autismu varda bústaðir í í reynstøvuni á argjum og mann hevur napp sett knapt tíggju milliónir av til dagføring av bústaðunum so tað haldi eg tað er ein góð raðfesting arbeiðsfremjandi tiltøk ja tíðin hjá mær e farin eg má kanska koma inn á hatta her bara einari seinni røðu og so vil eg orsaka um um røddina hjá mær hon er merkt eitt sindur av krími sum ikki er korona takk fyri

fáa viðmerkingarnar tað fyrsta tað er siri stenberg ger so væl takk fyri harra formaður ja eg haldi at tað sum ruttvang var ini á ðviðlíkahaldinum er nakað sum okur øll áttu av staðið samanum tí tað eri øgiliga dýrt ikki at viðlíkahaldað tað haldi g øll er samd um øh tað sum eg haldi eyðkenni fíggjarlógina og kanska eisini nakað av tí sum rutvang var inni á tað var hettaher við at mann kanska brúka meira pengar enn mann hevur og at mann pá einanna máta rullar ein kavabólt framman fyri sær sum framtíðin skal betala og okur vita hvussu trupult er hjá nógvum ungum familjum tað at seta á búgv til dømis so tann politikkur sum erur førdur í løtuni hann kemur í hvørfall ikki at gera tað lættari fyri tey sum koma aftaná okum og tað haldi eg ta rnøkur uppgáva sum burdi liið okum eri so er tað tað at tey sum koma aftaná okum skulu hvør fær t fáa tað ruttvang ger so vælpúra samd og nú er tað so avlopið hvussu er enn nú fáa vit at síggja hvussu fíggjarlógin fer at
tíki útheiminum verður ígjøgnum fíggjarnevndina men eg haldi at tað er øgiliga grundleggjandi í ringum tíðum gevur tað meining at hava hall á fíggjarlógini men í
góðum tíðum sum nú tá ið vit næstan ikki hava møguleika verandi strukturi at fáa meira inn so eigur mann at hava avlop og hevur mann ikki tað so merkir tað at komandi ættarlið koma at rinda rokningina og vit vita ikki hvussu langt hvussu leingi hesar góðu tíðina koma at vara vit vita bara at tað varar ikki í allar daðir takk fyri beinur johannesen takk fyri eg helt at rutt vang komn koma inn á nógv góð ting og eg eriki samdur við nógvm av tí sum eg føri fram eg hugsaði at hon tosaði um hett her við viðlíkahald o haldi sjálvandi at vit skulu leggja dent á tað at vit halda vit líka tí tað tað er hvørfal bíligasta í longdini men eg hug
ser e bara líka nevna tað at
til dømis inn an almannaverkið har hevur mann í hesum her fýraáskeiðnum sum vit fara at sita í har hevur mann raðfest trýogtretiv mliónir innan dagføring og viðlíkahald av bygningum tað er hvorfar øgiliga gott ting og eisini tá tað kemur til vegir so hava vit hækkað han á nakað hini bæði árini og og eisini mikun eisli kunnu nevna havnir og altso tað havnar sum er runt um kring har hava vit eisini dagført tær havnar so at vit hava hvørtfalt gjørt nøkur góð átøk á hesum økinum takkfyri ruttvangtakk fyri ja beini johannesen hevur nokk rætt nú sammann bar eg árið tvey túsun og einogtjúgu við tveyogtjúgu og har sum tað fer niður og lutvíst er forkláringin at tit faktiskt

hava valt at halda á við tí tað tað er nokk tí at mann hevur ynskt at at fáa eina eina fíggjarlóg við avlopi men eg haldi í heila tikið at politiska motivatiónin í at vit líka halda er lág tí at tað ein innbygdi logikkurin onkursvegna er at tað er við at gera nakað nýtt tað er har við at fáa atkvøður og tað er ígjøgnum nýíløgur at vit koma til maknina tað er ikki ígjøgnum viðlíkahald upp á tann mátan kann tað vera eitt innbygt enn seta ment til at forsøma viðlíkahaldi og tað er øgiliga óheppi takk fyri í sambandan sæld við eg nú

knakrar útreiðslurconti sum okur hava okur hava til dømis innan fyri altso fyritíðar pensjónir tæðr er tær eru komnar upp á tvey hundrað og fýraoghálvfems milliónir og arbeiðsfremjandi tiltøk upp á hundrað og trýogtjúgu milliónir krónur altso hatta eru skipanir sum til dømis arbeiðsfremjandi tiltøk konnu okur evir komin inn hon hon avloysti vart starvs skipanina men tað vísir seg sum um at at hesar her skipanirnar sum mann setir í verk at tær vaksa ótrúliga skjótt mann trúði tað at tá i mann setti arbeiðsfemana tiltøk í verk at so fór kontoðin til fyritíðarpensjón at stagnera men bogaferð vaksa eksponensielt allíkavælhvat heldur ruttvang um tað

takk fyri hetta sum er har jóansen vísir á eg haldi sera áhugavert tað má eg siga og eg haldi at hatta er nakrar kontur ið vit skulu hyggja nærri eftir og nú gjørdi hetta landsstýrið nakrar broytingar í arbeiðsframleiðum tiltøk sum tað landsstýrið fekk øgiliga nógv at hoyra fyri men eg síggi at eindakostnaðurin altso eindakostnaðurin er væl per persón sum er í vardum starvi er farin frá tvey hundrað og fýra túsund bíða nú skulu vit líka finna tað aftur hara per persón niður á hundrað og seksoghálvfems túsund krónur altso hvussu eg skilja tað rætt so kostar statvekk hvør persónir sum er í einum vardum starvi kostar landinum hundrað og seksoghálvfems túsund krónur hvussu eg havi skilt tað rætt viðsakað við eindakostnaðin hjá tí dýrasta fyritíðarpensjonistunum so er tað hundrað og trýoghálvtrýss túsund tvey hundrað hundrað og níggjuogtrýss krónur so altso landsbúskaparliga
er eini fyritøpa
pensjnistur munandi bíligari enn ein persónur í verdum starvi og sjálvandi er tað ikki bara tað búskaparliga tí hetta handlar eisini um manna lægnir og tað at fólk eru á arbeiðsmarknaðinum tað hevur avgjørt eisini eitt virði og har fáa vit skattainntøkur so kanska tann upphæddin skuldi verið tikin við men men eg má siga hetta er áhugaverdarupphæddir sum vit fáa at vita í ja fíggjarlógini takk fyriso er ta steffan klein polsenja harra formaður tað var í mun til tær demografisku avbjóðingarnar sum vesturheimurin stendur í so so skal geva røðurim rætt í at tað at vit hava tilflyting tað er jú primmerkt fólk í arbeiðsvørum aldri fara beint inn á arbeiðsmarknaðin og kanska enn tað ung fólk sum eru liðug at lesa tað er sera gott at fáa tey heim aftur tí tey hava nógv ár eftir arbeiðsmarknaðinum so tá kemur til burðaravlopið so tosa vit um smábørn sum ikki faranna arbeiðsmarknaðin sum eru ein kostnaður á fyrstan tíð men men í framtíðini koma at biðdraga til arbeiðsmarknaðin men samstundis sum mann hevur hesi tingini sum er í positiv fyri okkara demografisku avbjóðingar sum vísa seg at mær vitandi at miðalaldurin hækkar omann kann spyrja seg um um hóast hasi tingini er við so so kann an syrja sjávan um um tað faktiskt ikki vestnar samstundis a at hetta er ein bati men demografiskur avbjóðngarnir eru har enn og tað er ein avbjóðing sum vit mugu tosa um til vit síggja hvussu tað stendur til í londunum rundanum okkum í vesturoymi soer tað ruttvang
enda málið við pensjónsnýskipanini sum
vit gjørdu var at fáa haldførið í búskapinum upp á sikt og nemliga taka hand fyri broytingini í fólkasamansetingini og vit høvdu greiðar ábendingar um at vit sannlíkt komu at skrúva meira upp á nakrar knappar fyri at fáa tingini at hanga saman upp á sikt sjálvt um vit gjørdu pensjónsnýskipanina tað fyrsta sum tit gjørdu tá ið tit komu til valdið vóru at gera nøkur ting sum skrúvaðu pensjóns altso virknaðin av pensjónsnýskipanini aftur soleiðis at vit fingu munandi verri langtíðarhaldføri altso tað kostaði jú hundraðtavís av milliónum bara tað fyrsta árið og tit gjørdu tað uttan at fíggja tað faktiskt var tað ein katastrofa og faktiskt burdu tit egentliga ikki
te sloppi úr aftur landsstýrinum fyrr entit høvdu fingið hað tag uppá
pláss jaja eg fari fari bara at minna á at sum tað stendur í tingskipani so skal sum tað stendur tingmaður skal altíð vendar røðu sína til formansins ikki beinleiðis til tingmenn so er tað tjóðendi nols joensen ger su væl ja takk fyri harra formaður og haldi at ruttvang hevði eina góða røðu har hon gjøgnum gekk nógva áhavert ting men tað sum eg helti meg eitt sindur við tað var hesin parturin sum hevur við ta almenna bygginginaav bústovnum her serligum suðursemi at gera har tað almannaverkið hevu víst á í nógv ár at bygningarnir eru í reyðir eru reyðir í so ringum standi at og tí er tað at gleðast um at teir sum verða raðfestir í hesari fíggjarlógini at landssýriskvinnan hevur raðfest teir tað er gott men so er tað ein stovnur sum manglar og tað er barna øeg skilji ikki raðfestingar hjá hesi samgonguni í mun til tað og eg ætlaðit spyrja ruttvang hvat hon heldur um ta raðfestingina tí at er tað nakar stovnur sum manl
klára at raðfestast so er tað nettupp oytt nýtt barnahen takk fyri harformaðurruttvang takk fyri ja har kann eg bara vera samd við djóna nolsu joensen at eg haldi tað er ómetaliga harmiligt at vit ikki eru komin longur við einum barnaheimi
og og eg eri eisini sera hørm um at vit ikki í undanfarni samgongu koma á málið við tí tað steðgaði so upp beint áðrenn við góðist og tað var millum annað tí at tað bleiv munandi dýrari enn vit høvdu væntað og sett pengar av til men eg eg má siga eg haldi virkuliga og vit síggja eisini í tí kanningini sum umboðsmaðurin hevur gjørt at umboðsmaðurin meinar at høliðsumstøðurnar eru við til at forverra um umstøðurnar hjá børnum sum eru á barnaheiminum so hetta er eitt álvarsmál so tað skal vera mín áheitan at mann fær barnaheimið á skrá sum skjótast takk fyri jaakk fyri so er tað kristin mikkelsen sum fær orðið ger so væl

til viðgerðir sum sagt fíggjarlógaruppskotið fyri tvey túsund í vár vórðu vórðu játtanirnar á karmar ar viðgerðnir í tinginum og hetta er so løgtingslógin løgtingsfíggjarlógin fyri tveyogtjúgu tað er ein rættiliga stórur stórur munur ímillum ímillum karmarnar sum bleivu lagdir fram tá og hetta ógauppstil fíggjarlógaruppskoti hvar mett verður við einum heilt lítlum hælli í í í í einogtjúgu og síðani avlop í tveyogtjúgu men føroyar eisini liggja vælið niðan fyri okkara grannalond í bruttuskuld landið saman við kommununum hevur eina brutthiskuld á ljóðandi sjeyogtjúgu prosent av btu og hvar ið lond bæði ísland og danmark og esland liggja langt oman fyri okkum
og mutis dagførdi sína sína skuldametið reyðting og og av

sum hevur nevnt tað tí sandhjartunnilin kemur ígjøgnum verður skotin ígjøgnum við árslok og eitt ár afturat so
tað er koyrandi so at eg haldi at tað er ongantíð so skjótt at ið havi tað álit á álandsstýrismann at hann kann fáa eitt samt løgting til at taka undir við tí tað klárar henni at fáa um eysturoyartunnil og sandoyartunnil annars var eisini í sambandi við nakað nevndar smyrul tað var ein fundur í í í í síðsta heyst har suðuri hvar ið tað var breiðsemja hundrað prosent semja um at smyrul skuldi fáa ein hægri játta soleiðis at okkurt fáa meir túrar takk fyri harra formaður ja sær erhard joensen og tá ið henda viðmerkingin er liðugt so fara vit at tað var ein øllandórhastøk erhard joensen gerst væl takk fyri harra formaður
formaður ja tað

kristin mikkelsen takk fyrhara formaður og takk fyri erard joensen ja okur vita øgiliga lítið um attar men eg haldi at tá ið seta tíð av í fíggjarnevndini hvar okur hava landsstýrismanninum og landsverk inni og hava rættiliga góða tíð til at viðgera taí hett er eitt ome stórt mál at at okur vita løgtingið veit og líti um hettar tað er møguligt at mann er ikki komin nakað við hatað er møguligt men tað er tað er harmiligt visti man ikki komin og lísa intur longur takk fyri harra formaður ja takk fyri so verður tingfundur niðurlagdur í einm góðan hálvan tíma vit byrja taka tingfundur uppaftur klokkan trettan klokkan eitt tá fær landsstýrismaðurin í fíggjarmálnum orði so er tingfundur niðurleigdur

frú forkvølda tað eru nú fíggjarlógin fyri tvey túsund og tveyogtjúgu sum er til viðgerðar og fyri at hugleiða eitt sindur so havi eg í míni tíð í politikki verið við til tríggjar fíggjarligar búskaparligar avbjóðingar í tí føroyska samfelagnum tær koma av og á tað hevur søgan víst okkum og tær fara ivaleyst eisini at koma aftur tað fyrstu ið var við til tað var nokk tann djúpasta fíggjakreppan vit hava havt hava fyrstuhálvfemsunum tá segði løgtingi og landsstýri her má veruliga gerast nakað og mann fór inn og mann skar útreiðslurnar kraftugt niður og mann fór út og sendi skattir og avgjøld og enntá ognaravgjald haldi eg eitt tað í minsta øll gjøldini mann sendi út og tað gjørdi at kreppan bleiv nógv dybri enn hon nýttist at vera tað gjørdi at fimtan prosent av føroya fólki rýmdi at
landinum øhog tað sum vit so tá sóu tað var at føroyska samfelagið longu hvat seks ár aftaná var komuð uttan upp aftur á ta støðið tað var frammanundan men tann kreppan bleiv nógv dybri enn hon nýttist at vera tá vit so koma longur fram tað vil siga í tvey túsund og tíggju tá ið vit fáa bankakrakssum jú eisini raka føroyar tá valdu vit eina eina aðra tilgongd nevniligani at gera tað laðarligt at mann líkasum roynir at halda í útreiðslunum at mann lektivera við at fara út við teimum stóru skattum og gjøldum á fólk familjur og vinnu heldur royna at uppahalda eina optimismu og so klár at halda so mikið aftur í útreiðsluvøkstrinum at inntøkurnar klára at fáa útreiðslurnar aftur og tað brúktu vit so fýra ár uppá frá tvey túsund og ellivu til tvey túsund og fimtan og í tvey túsund og fimtan vóru vit komin upp á avlop men tá skifti samgonga á hestið og tey skundaðu sær tá niðan við eykajáttanum soleiðisnar at tað avlopið sum har var bleiv eitt hall og so hava tey brúkt tað síðan eg haldi aksel johannesen í síni gðroyndi líkasum at skemta ella speireka við hvussu fíggjarlógin røvdu sæð út sum eg hevði lagt fram men eg eri minni er heilt ambiligt mær vitandi hevur akselv johannessen lagt eina fíggjarlóg eitt fíggjarlógaruppskot fram sum fíggjarmálaráðr bara eitt og tað var metstórt hall tað ongantíð sæð eitt slíkt hall tað var seks hundrað og nakrar tretivu milliónir krónur tað var tað vit arvaðu í tvey túsund og ellivu so skal tað koma ann upp á tað so eru eisini dømir hvat ið onnur enn eg hava gjørt øh og seinasta vælskeið høvdu vit veldaðar uppgangstíðir ja útreiðslurnarvuksu nógv men tað gjørdu inntøkurnar eisini og í tvey túsund og nítjan er nokk tað besta búskaparliga áðrinð vit yvirhøvur hava havt í nýggjari tíð so hendan samgongan sum nú tók við varð spent til at fara til verka og men tað gekk ikki í lang tíð so er tað farsóttim korona sum rakar okkum og spurningurin var so hvussu takla vit tað tá var hvussuur frá allari serfrøðini sagt at tað ræður um ikki at skera niður tað ræður um at stimbra búskapin at koma við hjálparpakkam og so víðari sovíðari og nú hugsaðu vit sum so tað sama nú mugu vit fara laðarliga ígjøgnum hetta her soleiðisnar at inntøkurnar aftur kunnu fáa útreiðslurnar aftur tí tað er lykilin til vælferðina og tað sum vit hava gjørt sum vit eisini gera við hesum fíggjarlógar uppskotinum tað er at vit eru ikki farin út við eykaskattin á føroysku familjurnar vit eru ikki farin út við eykaskattin til vinnulovið ella á avgjøldum á hesi somu tí at fyri okkum ideologiskt ræður um at vit hava familjur sum hava tað gott at vit hava eina vinnu sum hevur tað gott eina vinnu sum fær møguleika at tjena pengar eina vinnu sum harvið fær møguleikar at gera íløgur eina vinnu sum ígjøgnum íløguna kann blíva tann fremsta í okkara parti av heiminum tað er ógvuliga umráðandi tað er altso tosar mann eitt samfelag upp ella tosar mann tað niður og tað sum vit hava sæð er útlitini vóru at vit kommu at hava hall í fjør tað sum táy serkønuni søgdu upp á millum átta hundrað milliónir og eina komma fimm milliard og át í ár skuldi tað fara at vera um hálva milliard øhmen vit hildu eftir teimum heilt villu hjálparpakkunum vit hava sæð í øðrum londum altso vit fóru laðaliga ígjøgnum uttan at leypa framav hvørki hendan vegin ella hin vegin tað sum vit so hava sæð tað var at hallið var góðar tvey hundrað milliónir í fjør tað avtornar tað hev je bara fantastiskt í sær sjálvum men og at tað sum vit síggja í ár so fer tað at liggja á leið einum null í framløguni her tosar mann um í ár metir mann at halla upp á tríggjar milliónir tað er so nær við null sum slík tøl fáa verið men tað er bara okkara fantastiska fólki í hesum landinum fyri at tækka tað at fólkið í hesum landinum hevur trúð uppá tað at familjurnar hava trúð uppá tað at vinnan hevur trúð uppá tað at vinnan hevur kempað alt tað hon orkar og er farin at trúgva upp á politisku karmarnar ið farin at gera stórar íløgur jamen tað er jú vegurin fram tí at skal eitt samfelag varðveita vælferðina so er avgerandi at tað er ein búskaparligur vøkstur í samfelagnm at vit fáa styrtar vinnur at vit fáa styrtar familjur at vit tann at tann vøksturin sum skal geva okkum inntøkur til at skapa eina veruliga tí tað er eingin ivi um at um tað er soleiðis mann hugsar og her komi eg kanska eitt sindur ideologiskt at mann skal breiðka skattagrundarlagið tað merkir fyri vinstraveingin at somu pengar skulu skattast upp á fleiri nýggjar mátar afturat tað er ikki at breiðka skattagrundarlagið fyri meg tí tað at breiðka skattagrundarlagið te er at tað blíva fleiri inntøkur í samfelagnum atskatta altso at vit fáa ein ein vøkstur á vinnu og fólki tavil siga tað blíva enn fleiri pengar atskatta tað er tað sum vit hava valt síðani korona raktu okkum og tað sum vit síggja nú er at vit koma við einum fíggjarlógaruppskoti fyri komandi ár har ið inntøkurnar hava fingið útreiðslurnar aftur inntøkurnar eru entá farnar forbí soleiðis at við komandi ár nú viðgera eitt fíggjarlógaruppskot sum hevur avlopin og tað er eingin ivi um at tað er vegurin at fara men so sigur mann hvussu eg má so koma fram til hetta her uttan at fara út við við tí stóru avgjaldsskólini og skatta gravmaskinuni jú tað evur vístsið at vinnan hevur klárað tað betur enn vit væntaðu enntá betur enn hon sjálvvæntaði vit síggja at føroyingar hava havt eina optimismu og tí er nýtslan innanlandsvaksin so emviginntøkurnar eru komnar men kanska serliga er tað pinntøkurnar sum eru størri enn vit roknaður við øh og eisini vinningsbýtisskattainntøkurnar so tað er tann inntøkuvøksturin sum hevur gjørt inntøkurnar hava fingið útreiðslurnar aftur

tað er so ikki galdandi frá í ár til komandi ár samlaðu útreiðslurnar vaksa bara hvat ne ne tríggjar milliónir ella har á leið men hyggja vit eftir teimum seinnu árunum vit kunnu fara heilt eilt til tvey túsund og fimtan so eru útreiðslurnar voksnar nógv av hvørjum ári men fara tú aftur til tvey túsund og fimtan so var tað tá ið fólkavøksturin veruliga tók dik á seg og u vit hyggja eftir tí fólkavøkstri sum hevur verið hann er verið nokk so javnur hvørt ár hvat ið fólkatalið er tað at fólkatalið veksur tað merkir at land og kommununri fáa inntøkur tí heta eru fólk sum koma til hetta landið at skapa tavil sigat tey geva okkum inntøkur og geva okkum møguleikan til at skapa eina vælferð men sjálvandi ein og hvør sum skal til arbeiðis hann má fyrst keypa sær arbeiðsklæðir og tað kostar eitt sindur so mán brúkaran eitt sindur fyri at fáa inntøkurnar og tá ið fólk flyta til landið so eru jú eisini børn og eisini eldri og tað vil so siga at tað eru ávísar avbjóðingar men hyggja vit eftir einari leysligari samanbering av fólkavøkstri og útreiðslum so burtursæð frá báðum koronaárunum tavisiða tvey túsund og tjúgu og í ár so síggja útreiðslurnar til at vera meira vaksnar men tá ið vit so taka fíggjarlógina fyri tvey túsund og tveyogtjúgu jamen so er er enntá som munurin minkaður samlað so tað er ein ávísur samanhangur vilja vit hava inntøkur jamen so merki tað eisini nakrar útreiðslur tað hevur tað so

hendan fíggjarlógin hevur nøkur átøk við sær og tað er serliga innan tey bleytu virðini nú hava fleiri av framsøgufólkunum verið uppi og nevnt fleiri av teimum og enn tað hava verið fegin um tey hetta her við at øll sum fáa pensjónir fara at fáa lønarhækkan fyri fyrstu ferð síðani tvey túsund og fjúrtan enn tá hægri lønarhækkan enn vit í almennum starvi at vit hava útbúgvingar ja onkur hevur sagt at vit hava ikki fingið allar útbúgvingarnar upp á eingang men her eri jú bæðiin á sjúkrarøktarfrøði her er innan kt og eisini okkara stør sta útflutningsvinna sum er alivinnan og tað vil so siga her fáa vit aftran á javnvág at útbúgva til vinnulívið og eisini at útbúgva til umsorganina tí vit vita jú at allur arbeiðsmarknaðurin manglar arbeiðsmegi so skuldi eg sett nøkur einfald ár orð á hesa fíggjarlógina jamen so hava vit megnað atlagt eitt fíggjarlógar uppskot fram har ið tað aftur er alop hyggja vit eftir útreiðslunum so síggja vit at visu vit hyggja eftir hvussu útreiðslurnar hava hættað seg ja tað er ein ávís hækking men bara fyri at taka almanna og heilsumálini sum eru umleið sjeyoghálvtrýss prosent av fíggjarlógini so er útreiðsluvøksturin seksogtrýss prosent altso tavil seg í mun til øll hini økini so eru tey bleytuøkini sum hava vaksið lutfalsliga meira og fara yvir til inntøkurnar so síggja vit serligani at tað er tann góða gongdin í vinnulívinum sum serliga spælir inn við inntøkuvøkstrinum so ein kann siga at vit her hava eina fíggjarlóg har útreiðslurnar eru bleytar og inntøkurnar eru harðar onkur hevur her tinginum sagt at hetta her er sosialistiskt tað er tað absolutt ikki hetta her er sosialur politikkur og at vera sosialur og so at vera sosialist tað er stórur munur hetta er ein sosial fíggjarlóg vit vilja skapa vælferð í hesum samfelagnum ta vælferðina skapa vit ígjøgnum vøkstur at hava eina sterka vinnu tað er tann vegin ið vit fáa veruliga vælferð ta er sosialur politikkur og hann standa vit við

á íløgu síðuni eru íløgur gjørdar sum vísa seg at kosta meir og tað ræður um í hesari fíggjarlógini at vit vilja gagnnýta hes íløgurnar jákup sverri vístir seg at kosta meir enn mann metti áðrenn hann fór í gongd hábygningurin sum hevur kostað okkum nógv men fer at kosta okkum meira í rakstri tá ið hann verður tikin í nýtslu tað hava vit eisini tikið hædd fyri fíggjarlógini og tá tað kemur til ta størstu íløguna hjá okkum eysturoyartunnilin so eru avbjóðingar har fyri at fáa gagnnýtt ta íløguna betur og tað er altso ein íløga sum vit veghalda fyri og til sjálva fíggjarlógina eydnaðist ikki at koma á mál við tí men tað fara vit at koma so áðrenn nøkur fíggjarlógarendalig so hava vit funnið eina loysn hvussu vit best fáa gagnnýtt ta íløguna nógv ár eru brúkt at tosa um innkomuvegir bæði í havn og nú eisini inn í eysturoynni tað eru tvey mál sum bæði eru avgreidd tá tað kemur til tunlar so verður byrjað upp á fámjinstunnilin komandi ár sandoyartunnilin verða eftir ætlaðskotini ígjøgnum einaferð í desembur og so ganga eg hvat eitt hálvt annað ár tunlarnir norðurfjall har eg fyrsta skotiskotið og tá tað kemur til suðuroyartunnilin sum fleiri heva vera inni á so skulu kanningar gerast afturat g sambært landsverk væntar mann at kunna verða liðugur við tað í tvey túsund og tveyogtjúgu tá mán so politiskt fær tikið støðu til teir spurningar í har eru linjuføring og so framvegis so ta politiska viðgerðin kann fara í gongd komandi ár men sum sagt frú forkvinna hetta er ein fíggjarlóg við bleytum útreiðslum og hørðum inntøkum hetta her er ein sosial liberal fíggjarlóg sum vit faktiskt eru nokk sot av stað takk ja takk har var nógv góð orð ella níggj orð i hvussu ær um ikki annað

nakrar viðmerkingar fyrsta viðmerkina eigur aksel lillemsen johannesen ja takk fyri frú forkvina har vóru har var okkurt sum eg faktiskt var samdur vð jørgun niklassen í meni rættiliga nógv t hug tilt at rætta tí eg haldi tað var skeivt s mann bar fram meni men eg kenni jørgun niklasen vissi eg kom meg ein rúgvu av spurningum so svara hanikki ara nakað sum farann uttanum so eg far bar at spyrja ham tveir spurningar tað er einkult spurningar es kann vara ja ella nei h
takk jørguniclasen ger so væl ja frú forkvinna ein og hvør samgonga byggir á herðarnar á undanfarnu og har var øgiligur arvur og vanliga tá tað er arvur so kann mann frásiga sær armurin vist tað bara íg
skuld men men men tað ber ikki til í politikki so so har komu nógv út úr skápinum so útreiðslurnar eru vaksnar men vist vit hyggja eftir veruliga rakstrinum sum hann er í ár og so í mun til fíggjarlógina sum vit viðgera so ír munurin upp á hundrað og átta milliónir men til ta søguna hoyrir at útreiðslurnar í árinum eru vaksnar rættiliga nógv av korona ja men eisini tí atmann hevur undirbrossjekterað lógarbundið bæði fíggjarnevndin skar niður á lógarbundið og eykajáttanina í vár væntaði mann at lógarbundið fór at verða minni tað kemur nú alt upp á aftur so men nýtslan í ár í mun til raksturin komandi ár er hundrað og átta milliónir krónur tað meini eg er gott hevur tað verið forhøgt hini bæði árini ja jatak
so er tað høgni heitari
væl eina viðmerkingja frú forkvinna tað er so lætt tað er som lætt at man dugir at spæla sjónleik og hetta er altíð ein stórur sjónleikur hjá jørgur niklasen raksturin er ikki blivin nakað betur man hevur flutt nakrar íløgur sum aso hevur brúka stólaðar pengar til og tí er gongdin tann sum vit hava sagt at mann fór frá at hava arveitt yvirskot hvørta ári fýra ár meðan tjóðveldsfokkuin sata kassanum og seinasta árið uppi móti sekshundrað milliónum til at hava eitt undirskot up á tvey hundað milliónir og nú royni man a sepa upp á nullaftur tað er tað er søgan ím búskapinmen lat hana fara eguniklasen tosaði eisini um familjan vinna hað tað gott eg hugsa at at rættan tað merkir væl at tað at familjan og vinnan hjá tykkum hevur tað gott altso ikki hjá sum heild í landinum og so fari eg at spyrja um íbúðarmál altso rentustudningurin hann stendur at vera sama upphædd í í í ár sum í fjør ella í tveyogtjúgu sund í einogtjúgu atlar hendan hendan her byggja nakað sum helst ella íbúðarmarknaður verður mettaður verðurhøvurja takk jørgu niclasen ger sovælja frú forkvina nú roynir akn aav tað lart tað karaktermiðra men at hon og penari heiti eg fekk ein onnur tingfólk hava fingið
øh eg má bara siga tað sum so at
at tað er til einhvørja tíð búskapurin sum avger hvat fíggjarligt rásarúm í dag og tá ið vit fingu ein so enorman búskaparvøkstur serliga frá fimtan til nítjan tí tjóðveldi eg siti jú bara við valdi tá ið tað er tá tað er gott altíð at rýma út tá tað byrjar at bera ímótur tað einasta sum undrar meg er hvussu teir funnu útav tí at korona fór at koma tað tað veit eg ikki hvussu tey funnu útav men men tað sigur seg sjálvt at í góðum tíðum er størri rasarúm og fara mann avbjóðingar so má mann ikki sjálvandi taka tær og tað veit veit veit øll her inni vilja gera tá ið tey sita við valdið eisini vit ja takk so er tað annika olsen ger so væl ja takk fyri frú forkvinnan
tað má vera stuttligt at vera fíggjarmálaráhari í dag frá
einum mettum hælli fyri fíggjarár tvey túsund og tjúgu á tvey hundrað og fimtan milliónir til ja tá avtornar seks milliónir fyri fyri ta uppgerðina til nú at fáa eina fíggjarlóg sum hevur eitt yvirskot á fimmogtrýss milliónir og hava eg hug at okur hava havt eina heimskreppu eina heilsukreppu og eisini fíggjakreppu so er tað einki annað enn eitt bragd men nú nevnir fíggjaráhetta her við framhaldandi vøkstri og tað er eingin ivi um at skulk hava tað so verðurkur noyd til at loysa tað avbjóðingina sum eitur trotið á arbeiðsmegi og eisini tá ið kur tosað umheilsuumsorganaøkið har mangla sjey hundrað starvsfólk í tey næstu tíggju árini hevur fíggjarmálaráðharrinum hugsað um hvussu mann kann koma hesa avbjóðingina til lívs ella hvat fyri møguleikar hansara fyri sær ja takk jørguniclasen ger sovæl ja eg vil siga tað á tann hátt at at sum føroyska arbeiðsmarknaði
har sær út í dag so mangla fólk
arbeiðsfólk allastaðni h og tí er at ynskja og vóna at tann fólkavøksturi vit hava havt kemur at halda fram tað hevur ofta verið samanhang millum búskap tá so búskapurin hevur tað gott jamen so fáa vit tilflyting at vónandi so nógv av okkara landsmonnum fara at flyta heim akurát sum tey hava gjørt seinnu árini á hinari síðuni so er eisini nokk neyðugt sum landsstýrismaðurin í vinnumálunum arbeiðir við at fáa arbeiðsmegi uttan frá at koma her at arbeiða og so koma vit i til útbúgvingarøkið og og bæði innanfyri røkt men men eisini tær vinnuligu útbúgvingarnar har kemur at mangla og tí er sett av til útbúgvingar á tí økinum og tá tað kemur til fremmandafólk so er mann eisini sett av ta seinastu tíðina til at læra tey ta føroyska málið og fáa tað betr integreraði so her má arbeiðast á
á nógvum frontum tí í løtuni er mangur upp á arbeiðs
megi allastaðni ja takk so er tað pálla reynatúgvu ger sovæl ja takk fyri forkvinna vivíkjandi eysturoyartunlinum tað er gott visti landsstýrismaðurin kundi upplýsta okkum hvussu stórt ella hvussu stór tann bindingin er hjá landinum í mun til ta minni ferðsluna í mun til metingarnar sum vóru tað ávirkar sjálvandi hesini fíggjarlógaruppskoti er tað tjúgu miliónir el lerra tretivu l ella fjøruti ella hvat er tað fyri tali vit tosa um landsstýrismaðurin má hava eina ábending um tað í tí teimum skrivaðu tølunum fyri trýogtjúgu fýraogtjúgu har stendur at vera eitt hall hjá landstýrismannum er tað er tað bara eitt ókorregerað hall ella er tað tann veruliga ætlanin hjá landsstýrismanninum frtrýogtjúgug fýraogtjúgu takk fyri ja takk jørgunniclasen ger sovælja tað má eg so taka upp á okkara kappa at árini trýogtjúgu fýraogtjúgu sum eru í hesari fíggjarlógini tað er bara rein framskrivin tað er eingin politisk viðgerð farin fram av tí tað plagar tað nokk heldur ikki at vera suðut eg veit h men nei tað ynskja vit ikki vit ynskja at yvirskotið sum er nú
á fíggjarløgn um komandi ár á tað eisini eg kemur at halda
fram um tíðirnar fara líkjast tí sum tær síggja út ter nú so so tá skal verða avlop tá tað kemur til bindingina av eystursandoyartunnilum so eru fleiri parimetrar har men eg havi sagt í tinginum fyrr tað er lítið t ivast í at sum tað sær út í løtuni við verandi ferðslu so kemur eitt veghald at fella til gjaldingar komandi ár og um tað verður tíggju gtjúgu tretivu fjøruti milliónir eg tori ikki at seta talið á tí tað hevur nógv at siga hvat ferðslan verður og tí verða vit noydd at fara inn at gera ábøtur tí vit skulu so ella so betala allíkavæl so vit mugu gera ábøtur so ferðslan kann fara upp og harvið inntøkurnar upp og bindingin hjá land
ina niður
ja takk so er tað er har joensen ger so væl takk fyri at fara mær tað var øgiliga beinrakið tá ið ljóðið niclasen kallaði tað fyri eina sosialliberala fíggjarlóg tað passar gott inn í kramini hjá okkum í sambandsflokkinum men tað var nú ikki tað sum eg ætlaði at at spyrja um tað er um lestrarursmaðurin var har av landsverk nær kann mann rokna við at eitt prosjekt sum um ein ferðigan suðuroyatunnil er klárt skal mann rokna við at tað verður í tveyogtjúgu trýogtjúgu ella fýraogtjúgutakk fyri taðja takk jøk nigglasen gerst vælja nær eitt prosjekt er klárt altso tað er spurningurin um prosjektering og so víðari men men tað sum vit hava fingið at vita frá landsverk er at tey meta teirra kanningararbeiðið kann vera liðugt komandi ár og tá er tað so at mann politiskt má fara inn
inn at taka støðu
altso linjuføring altso hvar frá og hvar til hvussu fíggja vit og tað er jú alt sum tíðir upp á tað vera eitt alment partafelag men havi líkasum hava tikið tær politisku avgerðirnar áðrenn soleiðisnar at tá árið í næstu ár fer at líða so kundi tað verið tíð upp á at seta eitt partafelag á stovn treyta av at mann hevur funni tað politisku semjunum hvøldum hvísi ik mær er so góðt upplýst at í komandi ári verður landsverk liðugt við sínar kanningar og tað er altso forkanningar ja takk so var henda rundan liðug næstur at røða er helgi abrahamsen ger so væl
ja tað er fíggjarlógin fyri
tvey túsund og tveyogtjúgu sum eru til viðgerðar ella fíggjarlógaruppskoti og lat mær byrja við at siga at tað er ikki í lagi at eitt land sum okkara við fullari ferð á búskapinum við ongum arbeiðsloysi ern størsta avbjóðingin er at fáa nokk av hondum til at gera tey arbeiðiðum skulu gerast tað r ikki í lagi at í sovorðt land ikki hevur eitt hampiliga stórt avlop á fíggjarlógini men tá tað er sagt so var tað positivt og óvæntað at síggja at fíggjarlógaruppskotið hóast alt hevur avlop tað havði eg so ikki roknað við og tað er hóast alt betri at hava høvdið oman fyri lattskorpina enn at hava tað undir eg havi eftir hondini verið við til fíggjarlógarviðgerðar nógvar ferðir og tað er ikki ov nógv sagt at kritikkurin
hann er altíð nøkulunda tann sami teir koyrir líka sum í tveimum sporum tann fyrra er at ov nógvir pengar verða brúktir
og tað seinna er at vit áttu at brúkt upp aftur fleiri pengar og taðer hetta sum er delemmaði sum politikarar altíð eru í ein fíggjarlóg er samansett av nógvum tingum nógvum mótstríðandi áhugamál hon snýr seg fyrst og fremst um fíggjarpolitikk hvat vil siga talið á botnlinjuni men hon snýr s snýr seg eisini um búskaparpolitikk hvussu fáa vit mótarbeitt konnuukturunum í samfelagnum og so snýra seg eisini um raðfestingar hvørjar tænastur vilja vit bjóða borgaranum í samfelagnum og hesi tingini eru ofta mótstríandi

við nógvum tænastum sum kostar pengar men so verið fíggjarliga úrslitið verri vi kunnu eisini velja at pynta um fíggjarliga úrslitið við at spara men so kunnu vit ikki bjóða somu tænastur sjálvandi er eisini ein triðji møguleiki og tað er at krevja fleiri pengar inn at skaffa nýggjar inntøkur men eingin vil senda rokningar til borgararnar og tí enda tað altíð við einum uppskoti um at senda rokningina til vinnuna tí har eru tey so rík og ikki so nógv í tali og tað kostar tí ikki so nógvar og so brúka vit ár til kjakast um hvussu tað skal gerast samtíðis verðu verður uppskot lagd fyri tingið til dømis um at avtaka ríkisveitingina spyrt tú hvussu tað skal fíggjast so svarað tað sama eisini tann rokningin skal sendast til vinnuna vinnan rindar munandi meira til landskassan nú enn hon gjørdi fyri nøkrum árum síðani og fara vit uppuppaftur longru afturtíðina so er tað landskassin sum rindaði til vinnuna tá tosa mann um afturbering tá heiði man ein hugburð sum segði tað at tað er vinna sum skaffar inntøkurnar og so skal mann bara eitt sinur av pengum aftur til vinnuna so broytti mann royndi mann sína kreppu tí mann sá hatta riggaði ikki og nú má koma akkurát í hinarkrøvina hvar mann sigura ja men nú skal vinnan rinda til landskassan afturfyri on sleppur at verða vinna al altso at fáa tilfeingi soleisr er hugburðin broyttur seinastu eg voriti ikki tretivu árini um et samanbera gjøldini felagsskattur kapitalvinnugskattur avgjald á fiskatilfeingi loyviðsgjøld á alivinnu og vinningsskatt fyri árenni tvey túsund og tvey túsund og nítjan so vaks samlaði inntøkan fyri hesi gjøldini umleið eina milliard hesi nítjan árini tey sum byrjaðu at tosa um at strika ríkisveitingina og senda rokningina til vinnuna tey hava longu fingið eina heila ríkisveiting frá vinnuni ríkisveitingin er framvegis seks hundrað og hlvtrýss milliónir krónur í bloksstuðli pluss er alt hitt og landskassin fær eisini trý hundrað milliónir krónur í forskatting av pensjónum sum onkur sigur er eitt lán frá okkara eftirkommarum vit hava hákonjuktur við ongum arbeiðsloysi og vit mugu innflyta fremmand arbeiðsmegi tí búskapurin í løtuni rennur skjótari enn vit klára at fylgja við við øllum hesum einar milliard frá vinnuni seks hndraðoghálvtrýss miliónum í ploksstuðli trý hundrað milliónir krónum í forskattingar pensjónum pluss tað sum danski staturin rindar beinleiðis í føroyum fáa eitt eitt úrslit har vit akkurát klára at hava høvdið oman fyri latskorpina og nú tosa ikki bara um støðuna nú ella hesar fíggjarlógina komandi men hetta er tann støða sum okkara samfelag hevur verið í í nógv ár

vit brúka alt tilfeingisgjaldið alla ríkisveitingina og alla forskatingina umframt allar hinar inntøkurnar tavlilsiga skatt meirvirksgjald og alt hitt om vit hava akkurát høvdið oman fyri vatstkorpina um mitt í øllum hesum so liggureitt uppskot í løgtinginum um at vit nú skulu vit avtaka ríkisveitingina eg sigi bara góðan morgun vit eru í einum hákonjukturi og tað er ikki av tilvild vit koma væl ígjøgnum koronakreppuna tækkað verður í góðar og rættar avgerðir fyrst og fremst hjá landsstýrinum men eisini løgtinginum og hjá embansveldunum og eisini hjá vanliga føroyinginum í apríl tvey túsund og tjúgu bleiv mett at landskassin fór at hava eitt hall millum átta hundrað og átta hundrað milliónir og eina komma fimm milliard so spæl tað ikki vit komu væl ígjøgnum tað og tað haldi eg gera einki atvit eru eitt sindur stolt um tað

har má eg siga at eg undrist eit lítið sindur á at mann mann ikki bremsar eit sindur meir øh og tá mann tosar um at at gera tað lættar a fára fatur á á á arbeiðsfólki aðrastaðni frá so eri eg lítsindur skeptiskur har tí at vit vita hvusar plagar at ganga í føroyum at tað plagar at koma øgilig ferð á og so knappliga so í kreppa altso okkara búskapur hann sveiggjar øgiliga nógv í mun til aðrar búskapir og tí haldi eg at mann skal vera øgiliga varin við at við at koyra meira ferð á tá ið nógv fer er á tá ið tað kemur til raðfestingar so haldi eg og tað hldi t haldi at undanfarni røðara eisini hava nevnt at at har haldi landsstýrið hevur verið serstakliga skilagott o eg haldi at vit havt vit hava valt nakrar øgiliga góðar raðfestingar bæði nafyta bleytu virðini og innan fyri onnur øki eisini til dømis inanfyri vinnumál so samanumtikið kann eg siga ati tað er gleðiligt at fíggjarlógin hevur avlop tað burdu verið størri men tað er hvussu gleðiligt og tað er væl betri enn eg hevði roknað við áðrenn eg sá tað eg haldi at raðfestingarnar eru góðar sum laindis hevði gjørt men eg haldi at búskaparpolitiskt so áttu vit at umhugsað spakuliga at slept t sindur ú spitaranum og traðka spakuliga á bremsuna takk ja takk og har var ein viðmerking edvar jacobsen ger so væl takk fyri frú forkvinna ja tað er nógv nógv góð átøk millum annað so hava vit valt at taka tað við at vit javna allar veitingar altso fólkamessión og og aðrar veitingar við tvey komma null fimm prosent hetta er so ikki gjørt mann kann siga tað kann undra meg ata ikki r gjørt líka vit skulu heilt aftur tveytúsn o fjúrtan fyri at finna eina eina javning so at kanska í allarbestu tíðin eisini undir síðstu samgongu bleiv tað ongantíð javnað so tað er tað er gleðiligt og harafturat hava vit rætt upp á upp á okkara persónur evu fingið hækkanir aftur við grundarupphæddini eisini í hesi samgonguni og tað at tað er legarligar mótrokning visti mann arbeiðir úti so herau faktiskt trý átøk innan fyri pensjónir sum sum mann fev rí holt í og tað haldi er øgiliga gott tí at tað eru eru samfelagsborgarar sum eisini hava brúk fyri at fáa lut í tá ið prísur og annað hækkar so eg skal helgi hugaar um tað takk fyri frú forkvinna ja takk helgi abramsen gersovæla
ja tað er so snar at eg veit ikki hví tað í síni tíð er komið inn men men at mann ikki
nar men tað er nokk so natúrligt at at lønir og og og og annað prísir fara uppeftir og og sjálvandi vistimann visti mann meinar tað at at fólk skulu liva av eini pensjón so er tað nokk so natúrligt at mu javnarhana soleisinar at tað fylgir við teimum vakstrun sum er í samfelagnum tí at vit kunnu skilja ímillum taluvirði og tað veruliga virðið og tað er væl saktans ikki so indersant hvat talið eitur mær meira taær hvussu nógv kanst tú keypa fyri tað sum tú fært so so eg haldi tað er gleðiligt at at at javningin kemur inn aftur og at pensjonistarnú eisini fáa fáa tað sama virðið sum summi sum tað annars eiga at hava takk fyriøða er løgmaðurforkvinna tað er ein gleðisdagur í dag at kunna viðgjera eina fíggjarlóg við yvirskotið so stutt eftir at vit høvdu eina farsótt ein heimsumfatandi farsótt sum hevði
er stóra ávirkan á búskapin
bæði her heimi í føroyum hildu vit ikki minst úti í heimi og tað er ikki tey flestu londini sum í hesum døgum klára at mynstra við einar fíggjarlóg fyri tvey túsund og tveyogtjúgu sum hevur yvirskot men tað megna vit í føroyum føroyar hevur ein sera sterkan búskap sum byggir á ein búskaparvøkstur tey seinastu tíggju árini faktist síðan fíggjarkreppuna sum tíbetur ikki rakti føroyar so øgiliga hart hóast vit mistu ein banka á stokkinum tá men vit hava havt í snitt ein vøkstur á fimm prosent øll hesi her tíggju árini gjøgnsnitt tað er jú fantastiskt og tað minnir um tøl sum vit bara síggja í londum sum áður hava verið ja afturúrsild ella til afturskomin har tú hevur klár
pára minstra ein vøkstur í búskapinum upp á fimm prosent ígjøgnumstytt í tíggju ára rað
og tað var grundarlagið tá vit komu inn í hesa heimsumfatandi kreppuna og tað var styrkin at koma burtur úr tí aftur vit høvdu ein vøkstur upp á átta prosent í búskapinum í tvey túsund og nítjan so kom koronaárið tjúgutjúgu har bleiv spott ja onkur var heilt uppi í eitt hall upp á átta hundrað til ein átta hndrað miliónir til eina komma fimm milliard í tí einstaka árinum tíbetur gekk tað ikki so galið men vit fingu eit fall í búskapinum upp á góð tvey prosent og aftur í ár metir búskaparráðið at vøksturin í búskapinum í føroyum í føroyska búskapinum longu aftur í tjúgu einogtjúgu hóast vit hava verið eitt lítiðsindra ávirkaði á korona innanlands eisini í fyrruhálvu av tjúgu einogtjúgu so metir mann nú longu at vit aftur eru p átta prosentini í vøkstri hetta gjørdi at vit vóru væl polstraði til niðurgongdina sum mann væntaði kom í búskapinum og tað gjørdi eisini at vit bæði tað privata vinnulívið kláraði at halda stand í árunum tjúgu einogtjúgu stjúgu tjúgu sum fer aftur í søguna sum tað árið tá korona herjaði heimin privati eftirspurningurin hann helt lív í tænastuvinnunum í føroyum og tað var við til at halda lív í teimum vinnunum sum frætttað bar til samstundis sum vit her frá løgtinginum játtaðu eina hjálpandi hond hilda hondina undir fyritøkuni soleiðis at tær høvdu møguleikar at koma yvir um hegnið sterka vinnulívið helt gongd á framleiðsluni í samfelagnum við tað at so at siga tann veruliga altso framleiðslu føroyar koyrdi so at siga óavmarkað av korona alla alt tíðarskeið sum tað var og tað er eisini viðvirkandi til at halda gongd í samfelagshjólunum halda gongd í útflutningsverðunum hóast eftirspurninguri fúr útlandinum ikki var har ta tíðina so bleiv tað framleitt á goymslu fyri at síðani selja út aftur tá tíðirnar broyttust alt hetta lat seg gera tí vit høvdu stórkt vinnulív vøvu stórkt ella ein sterkan privata nøkonomi og tað var viðvirkandi til at vit øll tóku ábyrgd vit komu væl ígjøgnum hesa tíðina heilsukreppan kann man siga higartil eru vit komin rættiliga væl ígjøgnum bæði heilsuliga og búskaparliga og serliga í mun til onnur lond tí er mín væntan og mín vón at vit serliga tá tað kemur til seinfylgjurnar um somu at siga av hesi her heilsu heimsumfatandi sum vit hava vað ígjøgnum at vit sum føroyar sum føroya land koma foróltsvís styrkt burtur úr tí sæð í mun til onnur lond hetta eigur sjálvandi hvør einstakur rósvirði hvør einstakur tók ábyrgd fakfeløgini tóku ábyrgd og vinnan tók ábyrgd nógv hevur gjørt burturúr at búskapartølini í føroyum øll eru super og tað er eisini rætt okkara skuld um tað er so bruttu ella nettu tað er líkamikið hon er stendur seg rættiliga væl og er eitt av teimum bestu í heimi um vit taka og samanbera við onnur lond tí at okkara ruttuskuld í mun til vteu er bara tjúgu prosent har mann er har mann veit at onnur lond eru í usa er heilt langt oman fyr hundrað prosentum og eslondini eru høgt uppi eisini og danmark er á fjøruti prosentum so liggja vit har rættiliga væl fyri taka vit nættuskuldina so skylda føroya land í dag føroya landsstýri í dag einans góðar átta hundrað milliónir krónur ta nættu skuldin hjá landinum tað er jú ikki nógvir pengar og tað gevur mær ímót um at vit kunnu koma inn í framtíðina við báðum beinunum á tryggari grund og síggja frameftir nú tá ið vit aftur skulu ja hyggja eftir vanligum tíðum aftur og aftur byrja at hugsa hvussu útbyggja vit samfelagið og enn meira soleiðis at vit tryggja framtíðina henda góða gongdin í búskapin hesi í árini hevur gjørt okkum øll ríkari vinnan er blívin ríkari privatu borgararnir blívur ríkari tá almennu kassarnir blívna ríkari og tað ger møguligt at útbyggja samfelagið at útbyggja vælferðina og brynja okkum til eina betri framtíð vit hava sett í verk eina skipan við viðgerðartrygd nýggi sjúkrahúsbygningurin vónandi verður liðugur nakað skjótt og kann takast í brúk tat kemur at lyfta støðið heilt týðandi tá tað kemur til heilsuviðgerðirnar reabiliteringin er knasett vit seta enn fleiri pengar av á fíggjarlógina í ár halda fýra komma sjey milliónir samla á almannøkinum og heilsuøkinum bústovurnar verða bygdir tveir er í gerð tann triðju ferð er ger nakað skjótt hetta kemur at lætta munandi um hjá teimum sum eru ávirkað hesum teimum familjunum teimum brúkarunum sum koma at fáa heilt aðrar umstøður at liva og virka undir pensjónirnar verða fyri fyrstu ferð javnaðar í komandi ári og tað verður ikki bara javnað við tí vanliga lønarvøkstrinum sum er eitt komma fimmogtjúgu prosent men pensjonistarnir fáa altso tvey komma null prosent tvey komma null fimm prosent í javning frá fyrsta januar tjúgu tveyogtjúgu so tann hækkanin av pensjónin sum við góvu í fjør og í ár kemur eisini at merkjast hjá pensjonistunum næsta ár við tað at tær aftur verða javnaðar vit gera stórar íløgur í samferðslukervi vit vita at tað at tann eini undursjóðartunnilin er nýligani tikin nýtslu har vit hava eg vil siga víðka meginøki føroyar heilt betýðiligt soleiðis at vit fáa eina nógv meira amabndnar føroyar eina nógv meira kann man siga størri potensialu í at gera enn meira burturúr kann man siga tí meginoyggjunum vit hava og fáa enn størri lendi til at byggja føroyar saman tann næsti tunnilin verður boraður ígjøgnum seinni í hesum árinum vónandi um ársskifti tað kemur at gera føroyar miðføroyar enn og størri samstundis sum vit byggja vegir og tunlar og styrkja farleiðirnar út úti um landið alt hettar er við til at gera føroyar til eitt betri land eitt betri samfelag at liva og virka í tí havi eg hug at kalla hesar íløgurnar fyri at vera íløgur í bleyt virði hóast hetta er asvalt og betong sum tað vanliga verður kallað henda góða tíðin gevur okkum sjálvandi nakrar avbjóðingar ein av teimum er at arbeiðsmegin manglar bæði tá tað kemur til at gera hesar her ella røkja tær nýggju tænasturnar sum vit bjóða úti í tí almenna eiinit tað kemur til ta nýggju vinnurnar serliga ferðavinnan sum hevur avbjóðingar men av tí at eftirspurningur tln arbeiðsmegi er so stórur tykist tað nú sum at starvsfólk hendir høvd mangla í øllum vinnum hvat er so at gera jú vit kunnu fáa fleiri ung til arbeiðis vit kunn fáa fleiri eldri til arbeiðis vit kunnu fáa útlendingar til arbeiðis men hyggja vit so eftir hvat er tað at taka av millum tey ungu har er arbeiðstíttleiki ella vinnutíttleikin hjá teimum ungu undir tjúgu ár í føroyum heilt uppi á fimmoghálvfjerðs prosentum taka vit tað í mun til danmark so liggur tað á hálvtrýss prosentum sum longu har eru vit nógv raskari kann mann siga og tá tað kemur til tey eldru millum fýraogtrýss og fýraoghálvfjerðs ár so er arbeiðstíttleikin í føroyum heilt uppi á hálvtrýss prosentum meðan hann í egslondunum liggur heilt niðri á tíggju til fimtan prosentum so eisini har í eldraendanum eru vit munandi raskari sum føroyingar at taka eina hond og kann mann siga styrkið um arbeiðstyrkina í føroyum og harvið styrkja um vælferðina í føroyum og tí kann mann siga er nakað far eftir har siggurt er nakað heint tað nokk ikki tað heilt stóra tí vit eru longu raskari enn í okkara grannalondum men mann kundi hugt til dømis eftir vardað ein møguleiki at taka arbeiðsinntøkuna og ikki gera hana undantikna mótrokningina í pensjónini tí so hevði eingin mist nakað pensjonistarnir kundi farið til arbeiðis og kent fleiri pengar uttan at vera mótroknaðir tað kundi verið ein leið av gingið fyri at fingið nakað av pensjonistunum at arbeitt nakrar tímar inn í samfelagið afturat sum vit mangla í stórar vánar tí er tað útlendska arbeiðsmegi sum skal vera við til ati tryggja framhaldandi útbúggingina av samfelagnum framhaldandi góðu røktin í samfelagnum og framhaldandi góðu tænastuna bæði í tí almannagoyranum og í tí privata goyranum tí gera vit ikki tað so er nógv størri vandi fyri at ein góða gongdin í búskapinum steðgar á og kanska tað sum verri er steðgar upp og ger tað at vit ikki hava einsi góð ráð sum vit hava havt síðstu árini at betra um vælferðar føroyar eitt annað sum landsstýrið setti sær fyri er at málrætta okkara útbúgvingar fyri at styrkja okkum til framtíðina vit hava í nógv ár fingið at vita at neyðugt er at fyrireika okkum til ta demografiska broytingina og tað gera vit eisini við at styrkja á útbúgvingarøkinum soleiðis at vit málrætta útbúgvingarnar til har sum vit meta manglin framtíðarmanglin kemur at vera og tað er mátin at framtíðar tryggja eitt samfelag uppá og tað er nakað sum vit í landsstýrinum og í samgonguni hava sett okkum fyri at gera

visu vit skulu hyggja eftir framtíðar møguleikum so síggi eg hópin av møguleikum fyri framhaldandi vøkstri í føroyum framhaldandi betraðari vælferð men tað krevur at vit seta okkurt sum mál hvat er tað vit vilja liva av í framtíðini vit hava sett eitt vakstrarform ástón sum hyggur eftir hesum viðurskiftum í mínari verð er tað tvey yvirorðnar viðurskiftir sum koma flyta okkum koma at flyta heimin fram áleið tey komandi árini vit vita tað at tøknin flytur seg skjótt vit halda kanska tað at tøknin tey síðstu tjúgu árini hevur gingið við rúkandi ferð men tey sum kenna tilesviðurskiftini siga tað at tøknin kemur at ganga minst dupult so skjótt tey næstu tjúgu árini tað vil siga innan fyri tíggju ár hevur tøkniliga útvikling verið líka stór sum tey seinastu tjúgu

sigur millum annað tað at innan fimm ár skal helvtin av okkara arbeiðsmegi verða umskúlað til at taka nýggju tøknina til sín innan fimm ár skal helvtin av arbeiðsdyrkjuni endurskúlast til at taka ímóti nýggju tøknii tað merkir nakað og tað kemur at merkja nakað fyri føroyar onkur heldur tað ljóðar ógvusligt men hyggja vit eftir hvatir hent síðstu árini so síggja vit tað at talgildingin sníkir seg inn allastaðni er tað innan fyri royktina er tað innan fyri ja bilar um eg skal fara har niður til at nú kann mannikki skrúpa ein bil longur uttan hava eina teldu við sær ella hvar tað skuldi verið so er tað tøknin sum spakuliga sníkir seg inn á flakavirkir innan fyri aling ella hvar tað skal vera eitt annað sum kemur at seta kósina frameftir eisini fyri føroyar har eg meti at føroyar hava stórar møguleikar so er tað grøna framtíðin tað er eingin ivi um at fyri føroyar hevur tað týdning at hyggja eftir kunna vit gera okkum sum oddaland innan fyri grønu leiðina vinnan hevur sæð tað sev hevur langt síðani sett á breddan landið hevur eisini havt tað sum kós men vit eru komin ov stutt í mun til málið tjúgu tretivu sum vit øll kenna til tí er tað neyðugt og vit eiga at satsa upp á at vera fremst innan grønu leiðina tí eg trúgvi tað kemur á øllum føroyum til góðar bæði føroyska samfelagnum tíl einstaka og vinnuni tí vit fara um vit vilja tað ella ikki at fáa størri krøv um at vera burðardygg um at hava grøna orku og so víðari fyri at kunna selja okkara framleiðslu og okkara framleiðsla er burðardygg langan vegin vit skulu gera nøkur ting afturat fyri at styrkja har eru vit eisini ávegis eitt nú verður sett av á fíggjarlógini at fara at kanna enn fleiri alternativar orkukeldur fleiri prosjektir eru í gongd royndarprosjektir eru í gongd í føroyum í løtuni innan fyri tað næsta hálva ár ita til komandi summar sá vit trýfaldað framleiðsluna frá vindorku á meginøkinum so her eru eisini møguleikar vit mugu taka møguleikarnar um vit skulu vinna framtíðina og vit eiga sum føroyar at seta okkum sum mál at vera fremst á tí leiðini tí tað kemur at geva úrslit og geva avlop til føroyska samfelagið um vit fara tann vegin

sjálvandi hava vit eisini avbjóðingar í føroyska samfelagnum millum annað vita vit og eitt stórt arbeiði farið í gongd at vit hava ein vaksandi kriminalitet harðligan kriminalitet við rúsevnum og øðrum og her eru partvíst pengar settir eitt sindur av á fíggjarlógini her kemur ein frágreiðing seinni í oktobur og út frá tí koma vit so í landsstýrinum eisini at viðgera tað og taka hond um tað nú tíðin við at renna men tað viktigasta í øllum er at felagsskapurin er sterkur felagsskapurin føroyar hvør einstakur felagsskapur undir ítróttafeløg skótarørslur ella tónleikasambond ella mentan á hvør áeinhvørjum slag tað hevur týdning at føla at mann stendur saman um nakað sum menniskja at mann er felags sum nakað sum menniskja tí hava vit øll her eina stóra ábyrgd yvir fyri okkara borgarum at gera tað allarbesta soleiðis at eingin dettur niður ímillum so eg haldi vit kunnu fara inn í framtíðina við góðum vantanum og tað gleði eg meg til at gera saman við tykkum øllum her í tingsalinum og øllum føroya fólki takk frú forkvinaja takk har vóru nakrar viðmerkingar fyrstur er erhard joensen ger sovæl takk fyri hara formaður takk fyri eina góða røðu løgmaður eg beyt merki í tað sum løgmaður segði um kring hetta her við digitalisering og elektrifisering og automatisering av samfelagnum øtað er eingin ivi um at tey trý digitalisering at fáa elektrifisera alt og at fáa automatiserað ikki bara innan fyri framleiðslu avvørum men eisini innan fyri tey bleytu virðini innan fyri eldrarøkt og so

kann løgmaður siga nakað víðari um hvussu hvussu hann heldur at mann kann fáa føroyar sum eitt undangonguland á tí økinum takk fyri ja takk løgmaður ger sovælja ø takk frú forkvinna eg havi altíð havt eini stóran tanka um føroyar sum royndarøki men sjálvandi er tað
eisini nógvir kann mann siga eg skal ikki kalla tað vandar men í øllum førum skal mann gerat
sær greitt at um mann fer inn og ger føroyar sum royndarøki fyri nú hugsi eg mult í nationala fyritøkur eg minnist væl at omum ung árum so hugsaði eg ofta hví eg ikki bjóðaði microsoft til føroyar at testa øll sínar ølla alla sína framtíð í føroysku skúlunum soleiðis at vit vóru tey fremst innan tøkniligu menningina saman við teimum tað var ein tanki sum eg hevði í nógv ár prøvaða luftan onkrustaðni so hann vann ikki frama men nú hoyri eg at røddir eru frammi um ja men tað hevi einki problem veru hjá ja microsoft ella googl ella hvør tað kundi verið at komu til føroyar og brúkt føroyar sum royndarøki tí vit eru hóast alt bara góð hálvtrýss túsund fólk í føroyum tað er nevnt hjá teimum at brúka føroyar sum testøki tá tað kemur til tað grønei orsaka tað tøkniligu a sum er so er tøknin ikki fult útviklaðtá tað
kemur tú roykt eg veit tú aldu er eitt øgiliga eit
bent evnið at snakka um men mann kann gera tað smidligari soleiðis at eftiransing av fólki kann gerast gjøgnum tøknina sum tað fyrsta stigið fyri síðan deskutera hini viðurskiftini seinni har eru møguleikar longu í dag ja takk tíðin gongur skjótt annika olsen gersovæl ja takk fyri frú forkvinna ja eg vil rósa løgmanni fyri at hava megna uppgávuna væl at leitt føroyar gjøgnum hesa heilsukreppuna og ikki minst búskaparkreppuna sum okur hava verið í tí tað hugaligu lestirnar lesa hesa búskaparfrágreiðingina har ið tølini bara peikað ein veg okur hava lønarútgjaldingar sum vaksa við trimum prosentum fólkatalið setir met einanaferð sum eisini betrar um fíggjarliga haldførið í framtíðini og brututjóðar úrtøkan er vaksin úr hundrað og áttaogfýrs túsund per íbúgva í ár tvey túsund til at vera fýra hundrað túsund per íbúgva í dag skuldin er metlá men tað er vandi íð hvørjari vælferði sum løgmaður eisini er inni á hann nevnir hettaher við rúsevnum ísf har úti nú og segði tað at taðn einasta mann eigur at gera tað er at betra um møguleikarnar hjá ítróttafeløgunum atat víðka um sítt virki tí tað er tað fyribyrgjandi arbeiði sum kann hjálpa til at rúsevnini ikki sleppa at florera millum tey ungu sær løgmaður fyri sær at játtanin kann hækka tilja takk løgma
havi ger so væl ja takk fyri forskrýðuna
fyrst av øllum mínum siga tað ja eg havi brúkt meginpartin av mínari frítíð til at styrkt um felagslívið styrkt um ítróttarlívið tíð at eg havi sært fyri mær felagsskapurin at standa saman um nakað hava felags mál og at møtast og hava vinir og svíðari er øgiliga viktugt og neyðugt fyri at menniskja og heldur menniskja frá teimum keðiligu tingunum eingin ivi um tað bæði tá tað kemur til misbrúka á ymsum slagið tá tað kemur il kriminalitet og svíðar tí er eingin ivi mínari verð tað at styrkja ítróttar føroyar er ein veður vit eiga at gera nógv meira við en vit hava gjørt vit royna eftir førimuni bæði frá løgtinginum frá fíggjarnevndini og frá landsstýrinum at styrkja upp undir tá ítróttarlaga við at stuðla ísf og øðrum felagsskp øðrum áðafeløgum so íðari tað er eingin ivi um at í mínari ferð er tað tann rætti verðurin at fara tí tað er so nógv at standa samanum tá mann er í ítróttar saman men eg eri ítróttamaður eg veit tað r onnur sum hava aðra hugsjón tað eru eisini aðrir felag
alskap skulu styrkjast nú nevndi eg
tónleikin og mentan annars har jú eisini onnur viðurskiftir sum yvirsker so innaliga í sum eg í ítróttinum sum kunnu styrkjast fyri at styrkja um samanhaldið samanhegsskraftina í føroyum ja takk so er tað siri stenberg ger so væl takk fyri forhvinna musikkskúlin eitt boð afturat kanska sum eisini hevur sera gott á staðið samanum eg ætlaði at spyra tveir spurningar og tað er het ta her við hvørji konkret átøk skulu rokna við koma nú fyri at leggja unn til varandi orku alts hvørji konkret uppskot koma í tingi um tað og so er tað ein spurningur um hetta her við suðuroyartunlinum tað virkar sum um at ta málið stendur eitt sindur í stað er tað ein ætlan um at kalla flokkarnir saman fyri at hyggja eftir hvørja semjur mann kann gera tí at tað er ikki eitt mál sum tekur eina løtu at loysa tí heru bæði fígging og linjuføring og túsund tingarfáablapláss og mann skal stovna partafeløglag iki hevur so ikki mann beginnur nokk so tíðliga nú tað hvussu varsla at tað ervil er nakra fáar vikur so er tað skotið ígjøgnum til sands og enn koyrir hett arbeiði áøgiliga lugun blussi við nøkrum forkanningum ja takk løgmaður geri so væl ja takk fyri forstína ja suðuroartunnilin tá var eg millum ein av teimum floksformannum sumi suðuroyasalt á tvøroyri segði

og tað er rætt sum sirurstembergur inni á spyrjarin attað er neyðugt at taka nú og hyggja eftir hvat skal mann gera tað er soleiðis at langdíðarløgætlaninr hjá okkum har seta vit hundrað milliónir av frá tvey túsund og fimmogtjúgu minnist rætt og fimm milliónir blíva avsettar í fjør og sum eikkili lani leypir nakað v teimum pengunum av og teir pengarnir eru brúktir til at hyggja eftir og gera metingar um hvat jarðfrøðiliga er ráðiligt at gera hvat skal til fyri at fáa tað prosjektið upp at koyra men skulu vit náa tí málinum um at koyra handi skal vera í tjúgu tretivu so er eingin eingin ivi um at tað skal vera nakað fyrireiking men frá tjúgu fimmogtjúgu verða stórir pengar settir av og tað nærkast longu vit koma skjótt inn tjúgu tveyogtjúgu so tað er eingin ivi um at her eru vónir fyri framman og eg vóni at vit áðrenn vit koma tjúgu fimmogtjúgu hava eina hilling av hvat t er fyri prosjekt við snakka um
øh sum skal gerast persónvegna
ja takk so er tað edva jacobsen gersovæl takk fyri frú forkvinna nakað sum takfyi eina góða røðu løgmaður nakað sum løgmaður kom inn á tað er sum eg beyt merki í tar var hettar her ett íløga í infrakervi í tunlar er sanniliga eisini nakað við bleytvirði at gera og visti mann kennir til støður av nøkrum bygdum sum liggja eitt sindur uttanlagar ella liggja avbjóðandi so er tað so er tað ótrúliga týdningarmikið vissi ein farleið blívur uppraðfest mann kann nevna vit hava onkuntíð nevnt tjørnuvík onkurt nevnt gjógv har búgva eisini fólk og tað er nakað við trivnaði nú ver eg man siga hálvur viðingu tað var eisini avbjóðing tá ið tá ið eg var smábarnatur mann møguligt skuldi flyta har til men tað bleiv frávalt grundav tí at infrakervið var sum tað var so har eg púra samd og sum nakað sum løgmaður nevndi eisini vetri við mótrokning um pensjonistar tað er eisini áhugavert at hyggja upp á tað hvat vildi tað givið eyka visti tað bleiv broyttar eitlítið sindur soleiðis at mann fekk hesar her mann sigur nógvar okkara góða arbeiðssendrin eisini til verka sum búgva í hesum landinum enn meira enn tað ger tað takk fyri frú forkvinnaja takk løgmaður ger sovælja takk frú forkvinna
tað seinasta fyrst tá tað kemur til mótrokning fyri arbeiðis
abeiðsdindum hjá pensjonistum so eru ivasamt um tey kosta nakað men tær útroknarnir hava ikki blógv fyði at siga men er tað soleiðis at tað veruliga passar at pensjonistar gevast tí teir skulu mótroknast við tjúgu ávkast fimmogtjúgu prosentum frá fimmogfjøruti túsund so trúgvi eg tað kann gerast útreiðsluneutralt í hesum tíðum har so stórur eftirspurninur eftir arbeiðsmegi men tað roknistykkið havi eg ikki belógg fyri at siga her standa her og siga men í mínum høvdi hevði tað ikki kostað nógvar pengar fyri landið tí a vit høvd fingið fleiri skattakrónur inn og mótrokningin hevði blívið tað minni tá tað kemur til infrakervin ja tað er eingin ivi um tíðin er farin frá at fólk finna seg í ikki at sleppa heim tað eina kvøldið ella eitt annaðkvøld ella ein sleppa til arbeiðis á morgni og sovíðari tí er tað vit í føroyum sum oyggjarsamfelag hava sett okkum fyri at samanknýta allar oyggjarnar vit eru væl ávegis tað mangla suðuroyggin sum tann størsta og har flest fólk búgva og tað er eitt mál sum vit hava sett okkum tí vit vita tað at tað hevur týdning fyri
familjuna fyri lívið hjá hvørjum
eimstøkum og tí er tað at vit hava brúkt so nógva orku upp á at útbygt og samanbygt samfelagið sumvit hava gjørt í nógv áratíggju r eftir hondini og nú finna fólk ikki longur í at tey ikki kunnu sleppa í millum hvønn dag á árinum og eg kann bara siga frá mínari heimbygd vestmanna har tað kemur fyri á vetrartí men ikki sleppur aftur og fram tá er heilt galigt tí at samfelagið ikki innrætta til tað longur ja takk næstan dupultlagatímen her er ein afturat tað er hendric old ger so vælja takk frú forkvinna at harr nú e ta meg líka begjanna av tí við a sevur eg haldi at at løgmaður líkasum er sosialur nenda dagin beginti at bakka eitt sindur við cv ta tað upbært galmkanningarnar sum siga honum tað at hann er farin forlag so tað er altíð ein ein ein troyst at mann mann stingur fingur jørðina tað skal eg ikki tað skal ikki vera kað nakað men men tá ið tað kemur til útlendska arbeiðslíí í triðja heiminum til røktina so so má mann hugsa eitt sindur um at rungtum í landinum nógvum smáum plássum sita gomul fólk heilt gomul fólk tað er avmarkað hvussu nógv mann kann automatisera skuldu helst ikki verið soleiðis tat ein morguni at at hurðin úthurin gloppar eina automatiska søgsøkara kemur inn og suður hurðina aftur at farvæl hatta var tað tú fær hesa ferðirnar men tað verður tað verður tað vist mann vist mann hugsar handan tanngangangin altso far fremma tey frá ísland skal hava eina rúgvu grønlands skal hava rúgvu av fólki og norðura skainaðan rúgvuarfólki í triðja heiminum innflyti
fólkin í triðja heiminum ja takk so er tað løgmaður ger so
takk frú forkvina ja eg dugi ikki at síggja fyri mær at røktin í dag kann gerast útlendingum tað mugu føroyingar taka sær av tí tað er nakað við málførleikum og so víðari og tá tað kemur til og tí síggi fyri mær at fyri at nøkta tørvin á arbeiðsmarknaðinum í føroyum er tað í løtuni neyðugt við útlendingum so kunnu vit leysgeva føroyingar til at vera har sum í teimum størvunum innan fyri røkt og annað har tað er neyðugt at hava málførleikar annað í lagi tá tað kemur til atematiseringar eg síggi ikki fyri mær at tíðin er búgvin til at vit fáa robottar og annað at passa og vaska og so víðari men hvat framtíðinar bjóða tað torir ikki at spáða um men tað eru skipanir í dag sum gera tað nógv lættari og møguligari ella møguligt tøkniliga at ansa eftir ókey hava hasi tað gott uttan at onkur møtir upp hjá teimum og og hyggur inn til tey líka o sigur ókey her er altíð ordan og so út aftur tað er teir møguleikarnir hyggji eg síggi fram til at mann kann brúka rættiliga skjótt og annars eiga vit at leggja um frá teimum tratitionellu ellisheimunum til eisini at hava bústaðir tætt knýtttar kanska at llis
teimunum og fáa sýnar giðurnar millum ellisheimin
og at passa eldri annars í sínum egnu bústøðum tætt við at ella sein takk fri forkvina ja takk so var hetta umfarið enda næstur røða er kale o holm johannesen landsstýrismaður geæeftir við hetta her við krisistýring og tað hava vit prøvað í fey túsntu tvey túsund og átta o tvey túsun og tíggju so bleiv tað aftur hesar ferðiar av sovorðnur sum eitur korona alt tað bleiv so krististýring men her í lívinum harra formaður er tað kanska tvey ting sum teimum tú leiðir tað er tey planlagdu tingini og tað er tey óvæntaðu tingini sum koma inn frá vinstru ella høgru sum tú ikki kanst planleggi øh og tá tað er sagt so má mann siga at tað hevur verið ein øgiliga positiv viðgerð av hesa fíggjarlógini endan mest positiva verið við til og tá tað kemur til mítt øki so havi eg ein varhuga av eisini t tað er øll eru upptikin av at vit hava eitt gott heilsuverk eitt gott sjúkrahúsferk
ek tá ið tað gangur galið og so nevndi ruthvang fangaðir nevndi hetta her við so gongur landsstýrisvorðani heilsumonn og reypar
harra formaður tað fyrsta eg lærdi tá eg kom upp í politikk tað mest best etla politikara kann gera tað er at uppfylla vallyftir sum tú lovar áðrennei væl tað sum hendi til valið fyri tveimum árum síðani var at sambandsflokkurin fór út víð eini vallyfti á sjúkrahúsverkinum vit søgdu tað vit vilja tilføra hundrað og tjúgu níggjan milliónir fyri at lyfta sjúkrahúsverkið eina deilda upp

og hava vit lív heilsuna so skal eg havi at fáa umleið hundrað og tjúgu milliónir tí tað var vallyfti og tað var ikki reyp tað er at uppfylla eitt vallyfti hvat tú ætlar í framtíðini og tað hava vit gjørt í sáttog semju við teir flokkar sum vit hava í samgonguni tí at tað hevur verið neyðugt at lyft okkara sjúkrahúsverk upp soleiðis at vit fáa ein eitt eitt annað støði so ati eg haldi virkuligani at øll kunnu vera stolt av tí sum er tilført til sjúkrahúsverkið seinastu tvey árini og vit hava eisini fingið innanfyri nógv økir væl betri góðsku í okkara sjúkrahúsverki og tað haldi eg altíð at vit skulu oeiga ot verða stolt av tá ið vit snakka um eitt vælferðarsamfelag og nú varlandsursmaðrin fíggjarmánlin so langt sum at kalla tað sosial liberalt og tað minnit tað minni meg á stevnuskránna hjá sambandsflokkinum sosial liberalt ela hann sigur tað stendur nokk liberalt og sosialt sinnaður stendur tað og tað er absolutt tað sum vit hava verið hesi fyrstu tvey ári vit hava absolutt verið sosialt sinnaðir og hava gjørt nakað við tey bleytu virðini sum øll haldi eg eg havi ikki hoyrt nakað sum verið móti teimum raðfestingum sum vit hava gjørt og hesi ferðina kann siga hesi ferðinar vórðu raðfestingarnar innan fyri nøkur øki sum virkuligani treingja til kanska ikki so planlagt men okkara landsmenn sum fara herfrá hava ikki optimalar umstøður úti á bceks og tað hava teir ikki havt nú í eina tíð og tí setti eg mær fyri at tað skuldi betrast við nøkrum oyrum soleiðis at vit fáa eina enn ov betri tænastu sjálvt um fólkini gera tt fantastiskt arbeiði tá ið familjan er rundanum tann deyði úti á gongini á b3cx tað verður for trongt tað vforjákut tað mugu gerast betri umstøður og tí var palliatiónin eitt og hittir eitt sum eg havi nevnt tað sjálvir og tit nevna tað eisini tað er hvat forkerta orðið haldi eg mann kann siga men politikarairher brúkt tað nógv sigaatisk skaðastova tá ið mann nevnir tað so ver tað eisini ein stigmatisering í tí altso í veruleikanum vildi mann eg vildi ringt inn til eitt telefon nummar átjanoghálvfjerðs líkamikið um eg broti beinið ella eg vilt sálini sum skuldi eg fingið hjálp fyri tað tavil siga at vit ikki siga sigialsku skaðastovu og hina skaðastovurna er fyri brotin bein so tðtað av nøkr av teimum tingunum sum vit fór at arbeiða við soleiðis at tey sum hava vilt í sálini tey eru raðfest høgt og all alt tingini tikið undir við díografisk sálarfrøðisjálvini sum bjóðaðu tá fimtan fimmogtretivu og tað eiga vit eisini t eftir at hyggja eftir at vit kunnu fara lægri í aldri tann skipanin verður nógv brúkt sum eg skilji á lagnum so tað er eisini eitt av tilboð barnaungdómssjúkratiin sum eg veit at sirur stenberg hevur spyr um t aftur nú hon hevur spurt um tað fyrr hon er øgiliga brennandi fyri tí økinum og tað eri eg eisini so at at eg haldi at vit skulu ganga hond í hond har fyri at fáa eina betri orku sett inn har soleiðis at vit hjálpa teimum yngru menniskjunu sum hava jált í sálini og tá tað er sagt so skulu vit eisini syrgja fyri at sernám og kommunurnar og vit arbeiða saman soleiðis at vit ikkiat ikki øll beinanvin neytúrviliga skulu hava eitt sdempil at mann hevur eina diognosi a d hd ella hvat tað er ha soleiðis at vit arbeiða saman í hesum lítla landinum kommunur sernám og okkara barnaog ungdómssjigratri tað hevur stóran stóran týdning so ati tað er nøkrav ting num vit hava eisini gjørt tað sum við etar endurvenjing tað vilja vit eisini sjálvandi blíva við at raðfesta eg vil geva eitt dømi upp á viðgerðartrygd bara eitt lítið dømi so at vit skilja hvat eru vit tosa um øh lat hoknum taka uneurologiskt ampilatorium til dømis har var bíðitíðin tólv mánaðir so settu vit eyku inna á tað fyri at fáa bíðitíðina niður hon kom niður á tríggjar fyri einum mánaðasíðan so fekk a vita nú var bíiteimin farið upp aftur aftur fimm seks mánaðar og grundin mann kann eg spyrja um sovorðni ting tað er tí at nú hevur mann ein bílista fyri tað áðrenn hevði tú ikki ein bílista tað bleiv bara tann einkulta søgan hjá einum einkultum menniskja hvussu tey føldu ella tey burdu blivið viðgjørdu er tí at tað er viktigt hetta her við viðgera yog útgreining sum tað allarviktigasta at vit hava gjøgnumskygini og at vit hava og at vit fylgja upp upp á eisini menningarætlanina frá tvey túsunog sekstan hvat fóru høvuðspunktini har at vit skulu hava ein bíðilista í tí føroyska sjúkrhúsverkinum og vit hava fingið strævið stríða arbeidin við eina diagos og nú byggja byggimann upp á fyri at fáa diagnosið eftir diagnosi og at mann fær tað gjøgnumskygt soleiðis hava tit útnýtta resursuni rætt í okkara sjúkrahúsverki og tað er tað nøkur av teimum tingunum sum vit arbeiða við tá tað kemur til hesa her koronafarsóttina eg eri púra samdur í at tí hevur gingið gott men eg haldi eg eri ósamdur við nógvum av tingunum akkura í løtuni tað má eg bara ærliga innirerða mær reint politiskt eg fylgi við ta hava vit eisini gjørt tíl landsstýrinum við við farsóttarnevndini sovorð nakað men g eri egi púra ósamdur hesum her hríðnum við at við at testa so nógv fólk eftir hondini tí ataltso onnur lond test testa ikki so nógv og teir hava stýrað tí allíkavæl so eg trúgvi a tað er øgiliga viktigt at vit eisini fáa ein góðan eksitt at vit fáa ein góðan eksitt burtur úr hesum korona og at vit ikki forskrekkja okkara børn okkara ungdóm meira enn neyðugt við at tosa dð upp og tosa dað upp og tosa taðupp hesin viruur harra formaður hann er komin fyri at vera hann er komin fyri at vera og eg haldi at nú skulu vit eisini beginna trúgva upp á vistu vit trúgva upp á koppsetingina orsaka jenusarana vistu vit trúgva upp á koppsetingina so so eiga vit at bgjala uppføkur har eftir eisini tí at hetta er ein hetta er ein infulensa og vit eru komin væl ígjøgnum higartil men nú eiga vit eisini at fara út eftir t hyggja eftir hvat skal vera ein eksit í øllum hesin her koronanum á leiðini sum er tað tað er øgiliga viktigt so at at tað má mann líkasum spyrja uminntil farsóttarnevndina hvussu teir síggja støðuna í løtuni og hvussu fara vit framyvir eftir einari exxit strategi fyri hetta her

vit yvirtaka farsóttarlóggávuna so at vit kunnu stýra sjálvir tá i tar krivsstýring tað nyttar einki atala annað tt alóggáva í einum øðrum landi skal seta nakrar rættilindslinjur hvussu vit ætla at stýra okkara landi tað sigur seg sjálvt so at tað arbeiði eisini byrja vit yvirtaka farsóttarlóggávuna so at vit kunnu bestemma sjálvi í føroyum at føroyingar bestemma í føroyum tað er púra lologiskt fyri øll so at attað tað tað fara vit eisini í gongd við at at at gera gera og so hava vit í gongd við ta nýggja heilsustýrið eisini og tað varð eisini nent haldið í í menningarætlani tá at mann hevur ein fakstovn soleiðis at vit eisini kunnu siga hvørja viðgerð skulu vit hava í føroyum tey næstu tíggju árunum illa hvat er ætlanin hjá okkum so attað er nakað við langtíðari planlegging og tað er eisini nakað við nakað sum kemur inn knappligani a so sum korona so sum altso onnur ting sum tú eigur at at seta av tá tú vert innan fyri sjúkrahúsverkið fyri tveimum árum síðani tá helt eg faktiskt sjálvur at eg var supermá tá i tað kemur til fysikk men tað haldi eg ikki longur eg síggi at eg gangi sum eitt kláss og tí er tað eisini viktigt at tá i má kemur at kenna til har at so knappliga sum blívur man brúkar á systeminum tí at nú gangi eg renni har út til endurvenjing og eg brúki systemið hav eg aldri etska onkuni ein tanka fyrr men nú havi eg brúk fyri systeminum og tað er fantastiskt at koma út og kunna vera til eina professionelu endivenjing við professionellum fólkum gera búk av systeminum men tað ikki soleis at mann ætlar at blíva verið klamar fyri sjúkrahúsverki men tað eri í løtuni øhso vónandi verður tað sjálvandi betur men men eg trúgvi viktigt at vit síggja menniskjur sum tann einkulta persónin og hvussu gera tað tað best fyri tey tí at vit hava so nógvar deagnosir vit fáa ikki tretivu ti ár viðgerðartrygdi fyr tvey hundrað diagnosir innan fyri eitt tila tvey ár altso bihannes tandir tigin niðri varð skotin í gongd í tvey túsund teir eru ikki lidnir enn at justera behandlinskarantina niðri so hetta er ikki bara ein lágthangandi frukt hetta er eitt hart arbeiði sum skal til ið tosar við ein ein ei yvirlækna har úti og tað sum hann segði við meg tað var nokk so rámandi og tað er akkurát tað sum eg ikki gangi við upp á longur ír føroyum tað er tað hann hevði arbeitt niðri á á á á sjúkrahúsinum niðri tveimum og hann hann helt at føroyingar vóru alt fortolnir tá ið tað kom til sjúkrahúsverk og sovorðu nakað also danir forlanga meir og at koma framat skjótari og for góðskuna altso føroyingar er øgiliga laðarligur ókey tað gangur nokk og so bíða bara eftir tí eg trúgvi at tað era viktigt við at fáa kvalitetkvalitetsdempul og á gjøgnumskygdni eitt størri gjøgnumskygdi í okkara sjúkrahúsverk generelt og tær hugsi eg eisini at samskipa kommunulæknar altso at at kommunulækna skipanin verður ein partur ein samanrunnin partur av tí e tað sum eg gleði meg mest til nú tað er tann nýggja krabbamesverkætlanina har og tað eru eisini eitt atlit við viðgerðartrygd at fólk sum eru deygasjúka á krabbameini sovorðu tey ongantíð blíva føst í einum postkassa og eg veit at tað er ikki gott nokk í løtuni innan fyri okkara sjúkrahúsverk at tú hevur eisini fyri krabbannasjúklu ein bílista tað má ikki henda at eina andvísing kemur inn frá eini kommunulækna til dømis og at eingin er móttakari tí at tað verður ikki samskift nóg væl og tað er tí mann gjørdi niðri tað sokallaga pakkaforløpið soleiðis at túdú ein og hvørja tíð veitst hvar tú ert henni í forløpunum soleiðis at tú ikki ert ótryggur samtíðis sum tú eisini hevur fingið diagnosina og tað er tað sama sum vit ætla at gera nú vera álitið handa og vit ætl eisini at seta nakrar resursur av ar og eg rokni bara við og eg vænti at tað verður upplakningurin til tað at vit fáa eitt eitt eina viðgerðartrygd og tað er ikki altíð bara tretivu dagar viðgerða tykrar eisini góðskan góðskan í tí viðgerðini sum tú gevur so orsaka rutt vang visti tað ljóðar sum reyp tað sum eg sigi men eg royni at tað skal vera fakta at vit innfrýa tað vallyftið sum vit góvu fyri tvey tveimum árum síðani í tí føroyska sjúkrahúsverkinum og higartil evur tú eydnast væl og í løtuni eru tað vinnaratim sum arbeiða har úti tað føli eg allastaðni har sum flytir mær úti at tað er eitt vinnaratim sum arbeiðar tey arbeiða fram móti einum máli og tað er tað sum vit skulu koyra eftir og vit skulu stuðla teimum so harra formaður eg haldi ikki at eg skal siga so nógv meir men eina góða viðgerð av fíggjarlógini í

jer ta viðmerkingar fyrst í jaspur langoard ger so væl ja takk fyri hara formaður eg vil taka undir við tí sum landsstýrismaðurin kele gholm johannesen sigur at vit hava nógv at fegnast um á heilsuøkinum vit hava búkt nógvar pengar og eg trúgvi eisini langt henn a veiðin trúgvi fólk taka væl undir undir við tí sum er hent skal mann vera eit sindur kritiskur og hyggja eitt sindur at hvat hvat kundi verið øðrvísi so hava vit útbúgva vit nógv fólk í føroyum onkur heldur at vit útbúgva for nógvar samfelagsfrøðingar onkur heldur ymisk sløg av fólki sum verða útavnnaði men so síggja vit í fígjarlógar upskotinum at tað eru ellivu avloysarar av trýogtjúgu kommuna av trýoav fýraogtretivu taðvil siga vit hava trýogtjúgu sum eru fast ansaví kommunulæknnar og ellivu avloysari tók vi itt annað øki tóku sjúkrarøktarøkiini á sjúkrahúsinum at ein triðingur av øllum varð avloysari ella tóku skúlaverkið at einum triðingur av øllum læraran í skúlanum vórðu vórðu avloysarar so trúgvi at vit høvdu handlað upp á tað hvat ætlaði landsstýrismaðurin at i

ja øtakkfyri harra formaður altso viðurskiftini á kommunulæknaøkinum hava ongantíð verið so góð sum tær eri í dag øh eg eri samd í at tð er kanska fór nógvir avloysarar mentað hetta er tað mesta sum vit hava havt e fólkatalið veksur og eg havi fingið sett eg havi fingið sett tvær milliónir av eyka og tað er tað er fuglafjørður gøtu og klaksvíka so tað sum eg ætli mær at gera nú nú ætlaðiat fari at tosa um vit kunnu arbeiða saman hesi læknadømini avstandirnir eru eingir hvussu kunnu vit samasjóða læknadømi og brúka resursurnar á kommunulæknarøkinum betri en vit hava havt í dag tí at tað efla r ópopulert at siga tað er medisinum sovorðn g ikki kommunlakt sum kostar men fyri hvønn kommunulækna so mást tú hugsa um einar seks sjey milliónir a so so tað er ein øgilig kostnaður kunnu vit gera tað meira kunnu vit gera tað meira effektivt tí at tá ið vit tosa um fýraogtretivu kommunulæknarstørv tá hava vit ikki bakvakna harúti við

nyso er tað ruttvang takk fyri eg halti statdvekt er undalt at hava sum mál at brúka pengar visi mann visi mann før nakað út í lívið sum kostar hundrað og tjúgu milliónir hættin av fyri tí men at hava sum mál at brúka hundrað og tjúgu milliónir tað er eingin kustur í heilsuverkinum hvat hjálpir tað mær vis eg skal ganga frá peru til pól og ikki finna út av hvat mann feilar at mann so hevur brúkt hundrað og tjúgu milliónir uttan at tað hevur gjørt mun nú sigur landsstýrismaðurin at mann arbeiðir við hesum her pakkaforløpunum tí havi eg eftirlýst leingi tí tað er har ið vit skulu seta inn hetta við viðgerðartrygd aftan á mann hevur staðfest hvat einir feilar tað er sjálvandi er tað neyðugt trupulleikin er at tú gangur so leingi áðrenn tú fært tað staðfest og tað er har tað er farligt so tað gleðir meg landsstýrismaðurin skal fáa fullan stuðul herfrá eisini um tað kostar hundrað og tjúgu milliónir menkeiliu johanesen ger su væl egvit gjørdu okkum
tóran ómaku í sambandsflokkinum áðrenn vit fóru til val vit kallaðu til dømis palwie læknafelagið inn vit tosaðu fólk sum arbeiddu við heilsu í føroyum sjúkrahúsverki bóðu tey vurdera nøkur ting heilt konkret vussu skuldu hvat høvdu vit brúk fyri at millum til at lyfta hetta her upp so at tær hundrað og tjúgu miliónira er ikki tiknar úr leysari luft o tað er eingin grund til at brúka tær til einkis tað sum eg geri nú tað sum mann ikki hevður gjørt fyrr tað er tað at tá ið mann raðfestir so setir tú tað á eina verkætlanarkontu so eldi ikki blilvir brúkt til nakað heilt annað bara og eru ein rakstur av einum øllm øðrum tað eru málrættaði pengar sum fara eftir nøkrum heilt konkretum tingum skal eg geva eitt dømi til ruttvang til dømis at tú kanst f taka eina skanning nú mann kundi næstan ikki fáa eina skanning fyrr tí at skannar var næstan nógvantíð opin nú hava vit so hevi havt tan opið opina hvønn dag í vikuni og nú er hann opin um kvøldarnir eisini tað ger ein fløskuháls í mun til viðgerðartrygd og útgreining að er
tí vur nógv bretur nú tí at vit hava sett pengar
millar av til akkurát tað og allir pengarnir eru brúktir til nøkur heilt konkret endamál sum er gott fyri síðani e ta sigur í setemenbrd takk fyri harra formaður ja tað er gott at mann stendur saman um sjúkrisverki og ta hevur eisini verið raðfest tey síðstu árini og tað var eisini neyðugt tí at fyrri nøkrum árum síðan so minnast okur øll tað hvussu stórur læknamanglin var og hvussu starvsfólkatalið var minkað og tað r eisini gott at mann vili arbeiða við barnasøkatriuni ið eg hevði ynskt ta mans hevði sami raðfesting eisitinnaper cerna men hhar sær út l át tað stendur í stað tr eingin ivir um at korona eisin hevr vrð ein avbjóðing tí vistu hyggur eftir tølunum úr virksemi í sjúkrasverkinum so er tað so er tað ikki fleiri fólk sum h vera ígjøgnum jó fleiri ambulantaviðgerður men tað evur ikki verið nógv meira fólk ígjøgnum teimum tølunum sum eru í fíggjarlógini vsum mann lesur eftir hvussu nógvar við innøgslógvar skurðviðgerður alt annað sum hevur verið og tí er mín spurningur at fer henda játtanin sum eru nú til at røkka til vistan og statfec eru eg ar i at kan siga nøkrar hengipatí frá tí at nøkur tingar vera útsett vegna korona at sfverman koma í neyð av tíð og ellars blívu skanningarnar eisini fordoplaðar í síðsta samgong takk fyri j tað er púra rætt
tey standa saman um sjúkrumsføroyggrumenn men raðfestingin hjá hesum
esara samgongu til sjúkrahúsverki eru so ræðuliga nógv størri enn enn seinasta samgonga raðfestir so tað er tað r tttað kansn slett ikki sama líknast tí at vit hava lyftað vit hava lyftað eina deilda upp a tað hava vit virkuligani og og og tað bilar varakki vit mugu lat okum vera saman um en zicsøl altso og vit hava lyftað upp og rannsóknar til dømis altso tað er eksploderað altso blóðroyndir og alt hetta her sum kommunulæknan send inn til dømis tað er tað veksur konstant og tað vilja hopa at tað veksur tí at fimm túsund fólk fleiri í føroyum so eg gangi út frá at at tað veksur men tað verður ein pukkul akkurát sum tað eg niðri víkjandi korona at tað bleiv nógvar skurðviðgerðir útsettar ha og í tí tí er tað ein stórur vøkstur av tí í løtuni at senda fólk niður fyri at arbeiða alt upp undan aftur aftur ja so er ta eygum samuelsen
ja
takk fyri harrar formaður ja eg haldi tað eri øgiliga gleðiligt at mann uppraðfestir eitt nú barnasúkuatriðina men vit síggja fløskuhálsar og proppar í systeminum tað sær út sum tað er ikki bara ein spurningur um pengar tí atviskipanirnar ikki samstarva og eru samskipaðar nóg væl tí samstundis sum mann økir játtanirnar so fær mann metnógvar ávísingar til barnasúkuatriina og aðrir bíðilistar í súkulatriini bara leingjast tað vil siga mann má eisini fáa samstarvið og skipanirnar at virka so at børn verða ávíst í rættari tíð og at mann ikki ávísir har tað ikki er neyðugt og har er tað bara ikki ikki bara heilsuverki har er tað eisini sernám og kommunurnar so eg hugsaði at spyrja at landsstýrismannin um mann hevur nakað fokus á tað eisini takk fyrikailihol johannesen gersuvælja øhtað hava vit virkuliga fokus á og tað hevði mann eisini í seinasta samgongu tað veit eg men tað nyttar ikki bara sjúkrahúsverkið tað nyttar ikki at bara barnaungdómssigratíin
liggur raðfestir og raðfestur og raðfest
tir og alt skal enna inni har tí at tað má vera samanspælir millum sernám og kommunurnar eisini at øll lyfta saman og at vit fáa eina samskipan av tingunum og tað er tað allarviktigasta at at at vit gera tað at samskipa tingini soleiðis sum eg síggi tað ja so er tað rósa samelsen takk fyrihara formaður ja sum landsýrismaðurin sigur so brennir hann fyri økinum og tað síggja vit eisini og eg samstundis vilj eisin taka undir við tá ið landsstýrismaðurin sigur at læknin sigur at føroyingar tolnir tað er enki ivast í at føroyingar eru meira enn tolnir tá man hyggur eftir hvussu hvussu tøðan er ha og tá serligan tá tað kemur til sum undan fyri spyrja nær miðmerkingar eisini nevndir til barnauóundómssíkatriðina landstýriskvinnan í
málin fer nú at viðgeva eitt ferð á
raðfesta eitt móttøkuhús til harðskapsrakt hvat við at landstýrismaðurin í heilsumálanu fer at siga at vit taka eitt móttøkuhús tá ið øll tey sum koma inn til ungdómsyklatriðina at tey fólkini sum hava ábyrgd av teimum børnum rundanum foreldur sernám barnaverndirnir barnagarðar ella hvat tað skal vera øll sita á einum stað ikki á einum fysiskum húsi men á ein om stað tá ið tað er neyðugt í einum tilbúgvingarhøpi at taka hond um barnið og familjuna
kaili johannesen
ja eg eri eg eeri púra við upp á tær til dømis nú g hoyrdi eg at nú skuldu teir hava eina nýggja telefonlinju til eitt ella annað ha avso eg eri ordiliga við upp á tað nýggja telefonat handan við henni men eg haldi systemið bið so innviklaði eftr hondini at eg blivi ørvítir sum ungdómir soer bildu sann ørvíti á øllmella at at visti for nógvar ymiskar tað má samskipast upp á einlanna máta og tað eri púra úra samdur í at brúka kreftirnar betur saman at tú fært tann samlaða pakka pakkaforløp up á ein ella annan máta tí at tað so eg ræla nógvar ymiskar tænastur eftir hondin mann skal vera óalmindiliga væl fyri ja faktiskt eisini sálarliga fyri at finna út av hvat hvat hvat er tað rætta tænastan fyri meg altso so so hatta er nakað at gera nakað við men tað fara vit eftir nú tkunsnu tú brúka hesar pengaru optomalt a ja so er tað edva jacobsen erta var nakað tað sama sum rósa samelsen var inni á tað at tú hevur nakað sum nív
í familjuni kann vera eitt barn sum summi
taðkan vera í maki tað kann vera tað kann vera so nógv men men tað at tú kundi farið eitt stað har kundi tú havt møguleika afyr at fylt alt tað út sum skal orðna tey pappírini sum skulu fingið greiðar hvat fyri møguleikar tú hevur ei sær yvirskipað stað hvar tú kanst hvar hesi fólkini verða biðin at møtast og so kemur tú inn sum persónur sum familja og fært avgreitt tíni viðurskiftir soleiðis at tá ið tú fert út aftur so veitst tú hvat hvat ið mín rættur hvat havi e møguleika til uttan at tað skal blíva forinnvikla men viðkomandi ikki skal pjøðast hálvtrýss hundrað samtalur og statvek iki vera komin á mál tað er nógv lættari fyri alt systemið tí so er tann persónurin tila tann familjan avgreidd fær tað ruddiliga rundan um sína sjúku og tá bú vera nakrur lættari fyri fyri øll serliga fyri
kaliu johannesen
ja also man mn men tað næsta hugsa umhan evskl havt eitt telefonummar fyri alt alto akkuátsum s fr snarskinier altso mann ringir inn og so sigur mann hvat er stilla tag um til tað rætta viðkomandi at rætta professionella viðkomandi altso tatað tað er so nógv telefonnummur ta el so nógvar tænastur at mann skal næstan ar vera sálarliga sterkur fyri at kenna legægartænasturnar og mann er sálarliga veikur altso so so so so vit mugu ikki gera tað fórinnvikla at deila ja og so er tað erhard joensentakk fyri harra formaður nú hevur landstýrismaðurin verið í maskinruminum meðan hesan her fíggjarlógini smíða og onkur inni her hevur soknast eftir eftir hann sigur viðkomandi segði her var eingin eysfaktor í hesi her fíggjarlógini eg havi funnið eysfaktor esfaktor er føroya fólk føroya fólk hevur klárað
tað sum kanska tað so eg hevði
ongantíð hevur klárað fyrr tað bleiv spott at o skuldi hava eitt undirskot kanska í tjúgu upp á eina milliard og allíkavæl so hava okur havt eitt undirskot í í eitt lítið undirskot í í tjúgu og so siga einki í einogtjúgu siðurtað ú til og tað er bara føroya fólki at takka fyri ongun øðrum tað va víst á samfelagssinni sum tey ongantíð hava víst fyrr tí tað verið heilt ekstrem

há ti valatin sera havt væl sæð fyri einár síðan só ta landstýrisfundi tá kom landmálin í heilsumáliin øgiliga bokdur niðuri við einum hotati átta hundrað milliónir til einagkovma fimm milliard tað næsta tá ð sum tá eg og aksev johannesen sótu saman tá ið vit høgdu halli upp á hvat seks hundrað og hálvtrýss ella hvat terar altso neittað var nógv men men men vit høvdu ikki vit høva ikki brúkt tað sjálvur a altso tað er eyksfaktor tað er tað at føroyingar fara upp beinanvegin tá ið tað hendir nakað so standa teir saman og gera tingini upp á ein góðan og sáligan máta so esfaktor alt føroya fólk púra púra samdur tað er tað og tað er at hyggja eftir tí góða sum er hent tað eru nógv góð ting hent tað er eisini nøkur keðilig men tað mugu bara rætta upp uppá at gera tey betur ja so er tað aksel johannesen gerso vælja takk fyri harra formaður tað vísti seg í seinasta ár ati landssjúkrahúsiðella sjúkahúsverkið og serlga servereg utanlands kláira ikki brúka játtanina orsakað av at
mann mátti avlýsa ella útseta negað við
gerðir og kanska serliga trupul at ela sjúklingar á landinum orsaka korona tað hevur so gjørt tað mannhevur fingið ein ávísan pukl og tað kansn sjálvndi landstýrismaðurin e ikki iki læstansfyri men korona men eg alar at spyrja landstýrsmannin um hann veit hvussu tað gongur at sleppa av henda puklin og gongur tannrætta vegin soleiðis at mann fær fær bílistani vekk sum eru komnir orsakað koronaja so er ta keilijóhannesen gersuvæl ja eg haldi atað hevur gingið rímiliga væl haldi eg generelt at fingið puklin niður men sjálvandi nú sært tú tað at at nú nú nú beginna vit ordilga at senda niður aftur aftur ha og tað hvur eisini verið ein streykar niðri ha so so so tað hevur tað hevur havt eina ávirkan men ikki ikki ikki tað stóra ávirkan sum mann hevði væntað tí at vit hava allar tíðin fingið vistitaðhevr verið alvorligt so hevur akurát sum hav vit er raðfestir øgiliga frammalliga í tí danskadanska sjúkrahúsverkinum sær út til so so alt alvorlig

stag eisini so so so tað haldi hevur gingið rímiliga væl tit hava fingið avgreitt ja ttaðvóru ikki fleiri viðmerkingar vil siga takk fyri og nú fær næstu røðari orðið tað er høgni hoydal gersuvælharra formaður vit búgva í einum eina standandi landi sum uttan iva er
millum heimsins ríkastu tá tað kemu
min til møguleikar við náttúrutilfeingi um mentan og málið og øðrum sum vit hava bygt uppøgum ættarliðið sum hava gjørtað móti øllum forsagnum og vit hava eisini eina standandi samanhald tá ið ástendur sum onkur viðmerkjari vístu á beint í áðni og tað er ikki nakað nýtt tað er nakað vit hava víst hvørja ferð tá ið stórar kreppur hava verið og tað liggur meir sjálvandi hjartað í dag at nevna dagin í dag sætta oktobur sum jú var ímyndin av teirri stóru kreppuni í nýtiárunum og hvør rindaði ta rokningina ja tað rindaði tað vanliga fólkið bæði tey sum fluttu av landinum máttu rýma frá húsi og heimi
at tala enn av upp á hús sum tey mistu meðan tann kreppan avdúkaði at politiska skipanin tá hevði nýtt meginpartin av sínari orku til at veita tænastur og fæ til og reina
fyrá vinnulívinum um hann hevði bygtað upp á ein búskap har vit ikki sjálvi megnaðu at framleiða tað sum vit brúktu so tað hevur farya fólk víst áður og sanniliga eisini undir hesi støðuni undir koronu egeri samdur við erhard joensen í at tað eru bara føroyafólk sum hevu víst ein ótrúliga villja og liðiligheit til at basa teimum avbjóðingum eg komu við hesi her heimsfarsóttini

eg havi hug at siga tá i vit viðgera fíggjarlógina í dag at eg havi sjáldan vitað ei á fíggjarlóg har so lítil politikkur er í so fá mál og eisini har so lítil áhugi er hjá tingfólki og eg fari at nevna tað sum eg havi nevnt áður harra formaður at er er løgtingið í føroyum við at blíva ein parantes er tað bara so vit velja nøkur landsstýrisfólk sum so sita og taka avgerðirnar uttan at vit hava nakað eftirlit ella nakað ávirkan á tað mítt svar er tíverri ja vit eru nærumkomin har til vistuvit ikki taka okkum betri partar fyri og atvoldin er hon harra formaður ati við at leysliga endurgeva olopalmensála so segði hann nú einaferð at í somu løtu teir so nevndu praktisku menninir vísa øllum hugsjónum og virðum burtur av politiska pallinum tá er leiðin løgd til rotið og forfallið í fólkaræðinum í demokratinum og hvat merkir tað ja avleiðingin er hon nummar eitt at tað spreiðistan líkasæla altso at fólk geva upp mótvegis øllum felags málum sum vit annars hava verið so dugnalig til at standa samanum tað geva uppfonvegis felags virðum móti felags morali og ofta hendir tað mann roynir so at bjarga tí sum stendur einum nærmast og at fáa okkurt pluss á onkrari kontu sum mann kann gera nakað við øll tey teknini síggjast í føroyska samfelagnum so dyggilig í dag og til fíggjarmálaráðharran so eru vit øgiliga ósamdur um tað mesta men vit eru nokk samdur í tónleika smákið og eg haldi at stongun gutthossen við vágasandinum hava sagt tað best tá teir siga lívið er ein rumbul dós nógva ferð og onga kós og niðurlagi so fara við bæði inn í sofuna eygleiða katastrofuna og so fara vit at lulla tað er tað sum hendir í einum fólkaræði har ið niðurbræðingin av øllum felags málum fer og tað bara verður ein roynd at sata tí sum stendur á einum nærmastum hendan fíggjarlógin er mest av øllum eini framskriving og lat mg taka tað positiva fyrst eg haldi at tað sigist sum at landstýrisfólkini hava fingið umleið sjey promillu av tí samla fíggjarlógini at prioritera ymiskt við og fleiri av teimum teimum viðurskiftum haldi eg vit taka fult undir við endurvenjing eyka sjúkrarøktarfrøðingar og heilsuhjálparar sum vit hava hatt uppskot frammi um á tingi fyrr er komi her kanska ikki nóg dygt meðan til dømis námsfrøðingarnir eru ikki komnir eyka sálarfrøðiliga hjálp eg haldi eisini á útbúgvngarmentanarøkini eru summir glottar at hóma øh men øgiliga smáar upphæddir sum verða fluttar men tó ikki nakrar ógvusligir niðurskorðir viðvíkjandi búskaparogfíggjarpolitikkinum so er at siga tað og eg haldi eg skal bara siga tað bart út at hetta her henda fíggjarlógin her er ein er eitt smill tá ið mann roynar at venda manvent hællið til til yvirskot tað er ikki rætt tað sumhendan samgongan hevur gjørt at hon arvaði eina fíggjarlóg sum hevði seks hundrað milliónir í avlopi og hevði havt tað árini frammanundan sum vit høvdu spart pengar uppí búskapargrunn og annað tað vendi hundir eita hall upp á meir enn ja kanska fýra fimm hundrað milliónir up á eitt ár altso ein milliard skeiva vegin tað royndi mann so at rætta upp uppá og tað er gott men hvussu ger mann tað ann hevrikki flutt nakað í rakstrinum ikki gjørt nakra í inntøkunum men mann hevur flutt nakrar íløgur tað er taðsum so var stórt hall og tað sum so harafturat er komi inn tað er at eyka vinningsbýti frá banknordik har í landið enn eigur sín triðing og lat meg líka steðga við tí harra formaður altso tað var siga tað at okkara búskaparog fíggjarpolitikkur byggir á eitt eyka vinnusbýti sum verður útgoldið í einum banka sum vit enn eiga ein triðing av sum ætlar at gjalda sjey hundrað milliónir út í vinnusbýti komandi árini aðhanga í luftini eina løtu sjey hundrað milliónir frá einum banka sum tann vanligi føroyingurin brúkar tan vanliga føroyska vinnulívið brúkar og hevur uppkent yvirskotini í um hetta var í danmark sambandsfólkini eisini eru við so svara tað til at ein danskur banki ein danskur banki hevði goldið út sjey hundrað og tjúgu milliardir krónur yvir tvey ár til sínar partaeiðar harav meginparturin var í útlondum hvussu nógvir fólkatingspolitikarar halda tit høvdu sagt at hað er fínasta lagi tað er í veruleikanum ein ein katastrofa sum stongur gudsins siga og vit standa bara ag siga ná tað gjørt ikki við ókey landskassin fær sín part vit og tjðaitjóðvaldi halda í veruleikanvit eisini havt fleiri uppskot um atað á bankunum at vit áttu næstan lóggivið ímóti tí hetta ber ikki til ein so stór upphædd fyriat bara út á landinum til naar partareigarar sum einki sum so hava skapt í føroyum tí man hevu selt nakrar ognir í danmark a tílíkt og hetta her er so knappliga nú eisini grundarlagið fyri at mann roynir at siga mann hevur avlop á fíggjarlógini tað hangur slettiki saman taðhevur einki við fíggjarog búskaparpolitikk at gera men tað sum hevur nakar fíggjarbúskakarpolitikk at gera har eri eg samdur við samgonguna at tær avleiðingarar sum komu av heimsfarsóttini koronu hava ikki verið so stórar tær eru stórar í summum vinnum sum vit gloyma eitt nú sum vit bara taka línuskipini hjá summum fiskaverkinumtað vera øgiliga hart tey tey klára tað so tað hevur víst eina øgiligan fleksibilitet í føroysku vinnuni og nú eru vit í veruleikanum uppi har við einum við einari við einum útflutningi hóast fiskastovnarnir illafyri sum líkist tí sum vit høvdu undan koronu men mín størsta atfening og lat meg vera afngarsami tað vita fólk hvat eg eri tað er at henda fíggjarlógin hevur alts ongan politikk og onga og einki boð upp á nakrar av teimum avbjóðingumum sum bæði føroyar og sum so heimurin standa frammanfyri hendan fíggjarlógin hon bleiktrar við at hon ikki hevur nakað kós á tí politiska økinum her er eingin ætlan um at fáa ein sjálvberandi búskap og tað er jú tí vit altíð hava yvirskot á tjóðveldis situr á kassanum tí tí vit vilja hava ein sjálvberandi búskap tað er ikki her tað letur man fara tað virskar sum n ikki leggur í at mann heur undirskotið so biðin sambandsflokkurin bara meira pengar úr danmark meðan fólkaflokirnkar siga so mugu vit skerja almennar tænastur og so skumpað mann bara tingini framman fyri sær sum mann hevu gjørt við íløgunum tær íløgurnar sum kki eri á her tær verða bara skumpaðar fram til næstu ár so mann kumpar ein kavabólk framman fyri sær her eru eingi boð upp á bústaðarpolitikkin eg nevndir fyri landstýrismánninum at her er sett sama upphædd av til dømis rentustuðul tað merkir tað at man roknast ikki við at tað verður nakað serlig bygd sum kanska er størsta avbjóðingin hjá føroyska samfelagnm í dagv og okkara um uppvaksandi ættarliðið her er einki á umhvørvisorku í veðurlagsøkinum og her er heldur ikki nakar fsíggin mentanarog skúlapolitikkur og listapolitikkur sum eg haldi eru tey avgerandi økini tí harra formaður hendan samgongan hevur eisini tikið so nógvrar inntøkur burtur til at fíggja ta felags vælferðina soleiðis at alt liggur á tí vanliga skattgjaldarinu lønargjaldarin í dag tað er tann vanligu føroyingur sum rindar alt tað sum it brúka í felag meðan mann til dømis skal siður og skrivar bara yvir eitt ár gamal teimum størstu reiðaríunum tvey hundrað og trýss milliónir í skattalætta uppá eitt ár tvey hndraðog trýss tað ever kunna broyt ett yvirskot eitt hædl til yvirskot tað ga man v skattalætta pluss tað mann gav teimum kvoturnar og annað og lat oku hygga eftir ættarliðunum hjá okkum tað stóra ættarliga gjógvin í føroyum er at n uppvaksandi ættarliða í føroyum skal gjalda kann næstan ikki gera tað færa ikki sett føtur undir egið borð tí húsaprísirinir eru so høgir tann so nevndi bústeðarpolitikuri hevur bara gjørt tað at mann nú skal saman við privatum vinnum fáa eyka profitt visti mann skal gera nakað við bústaðarpolitikkin og hettað sama uppvaksandi ættarliðið rinda hvønn dag tá ið vit fara pensjón lagtingsformaðurin situr her hann eisini fingið pensjónshækkan sjávt u han hevðistóra pensjón framanundan tað skal okkara uppvaksandi ættarliði rinda við forskættaðari pensjón hvønn dag hvønn dag og tey skuldu eisini rinda so nógv nú fyri bíli fyri bústað at tað í mun til tá ið eg setti búgv er ein sol nógv nógv størri partur av teirri inntøku soleis eina vanlig familja við einara vanligar inntøku lat me siga bara ein ein eitt verkafólk og ein námsfrøðingur hava ongan kjans at keypa sær bíli um tay ikki eiga pengar ella onkran sum eigur pengar sum kann geva teimum eginpening og hetta hendir samstundis sum banki bant nordeg rindar sjey hundrað milliónir út í vinnusbýti og vit standa sum rissu í deyðum fili og siga einki so hesar eru avbjóðingarnar og vit í tjóðveldi kundu ynskt okkum at fíggjarlógin snúði seg um tjóðskaparpolitikkin bústaðarpolitikkin mentanarskúlapolitikkin og umhvørvisog orku og veðurlagspolitikkin tað eru avbjóðingarnar men akkurát hær eru fullkomiliga reinsaðar í tí sum herevur lagt fram í dag og meðanmann royndi bara at spæla ein sjónleik viðat flyta nøkur tøl og siga at mann hevur yvirskot tá vit í veruleikanum stevna móti einum halli takk fyri harra

so verður tað siri stenberg sum fær eina viðmerkin ger so

eyka vinningsbýti frá bank norðdig tí at landi eiðrain triðing o tað er so undarligt tí at samstundis s siga bankarnir eisini við fólk at teir eru noyddir at hækka øll gjøldini tí teir skulu bjálva banka so tað hongur ikki ordiliga saman men so er tað hetta her við at mann byggir eina fíggjarlóg á eina eyka inntøku sum mann veit ikki kemur aftur samstundis sum mann hækkar til fastu útreiðslurnar so sjálvandi má tað upa á eitlana tíspunt ganga galið og tað verða atso tað er framtíðin sum kemur atbetala fyri tað ella taðeftir ungu familjurnar sum frammanundan at hava so trupult við at seta búgv og tí er tað okkurt heilt grundleggjandi sum má broytast í hesum her politikkinum sum sum verður førdur nú tí tí at sois sum støðan er í løtuni so klárar unga familjur slett ikki at eg at at seta búgv við tí løn sum tey hava
og eg havi sett mær fyri persónligt
puja og eg haldi eg tosaði nógv við pol mikkesen um tað eisini altso ongantíð at koma aftur í ta støðuna sum vit uppliva í hálvfemsunum men tann fíggjarbúskaapolitikkrin r uttan at mála nakrar ræðumenn tí vit eru hava ein sterkan búskap hetta er sama heta r sama leið hetta er sama leið at vit lata tey sum kunnu gjalda ikki

gjalda og so skriva vit rokningina út til tey komandi ættarliðini og tak nú bara pensjónirnar sum henda samgongan reypar av tað sum hendan samgongan gjørdi vit gjørdu eina pensónsskipan sum gjørdi tað at grundarupphæddin lækkaði hví ja tí at so fingu teir allar hægstløntu pensonistarnir ikki tað sama tað innførdi mann aftur tað var siga at sjálvt ein persónur sum hevur hálvtrýss trýss túsund krónur í í pensjónsúsgjalding frá síni arbeiðsmarknaðar og pensjón skuldu eisini hava hesar eyka pengarnar og hvør betala tað ja tað betalið tað komandi ættarlið tað er ein ein ættarlig skjógv sum er púra skeiv í okkara fíggjarbúskabarpolitikki og tað fari at heita inniliga á landsstýrið og allar flokkar um at taka í álvara tí tað hon hon breiðkast í hvørjum at tey sum arbeiða skulu inná arbeiðsmarknaðin í dag kom ma at gjalda fyri alt gildi meðanvit
sum fara av áðrenn á arbeiðsmarknaðinum
vit fáa tað kanska serliga við sum hava góðar pensjónir vit fáa ein ótrúliga høgan status samfelagnum og sstættari munir bara økist inni í ellisárini m takkfyrhra formaður jal tað er eitt sindur stuttligt at síggja hvussu ymiskt man sera upp á tingini fyri eina løtu síðani var ein fyrrverndur landsstýrismaður uppi á røðarpallinum og segðisum sitandi samgonguni at hvat ið hemmalska navnið skuldi ku gjørt í føroyum uttan ríkisveitingina men samstundis so betalir ein banki her sjey hundrað milliónir út til tað eina prosenti í vinningsbýti og tá stendur mann klappar fantastiskt altso tað er heilt heilt øgiliga ymiskt hvussu mann er innrættaður í kroppinim sum føroyingur í dag tað má eg siga takkfyrhra formaðurja eg eri fegin um hasa metingina hjá bjarna hammer tí at tí eg haldi tað sjálvur altso eg eg royni hvønn dóg sum tað sega vaknið at royn nú at halda halda støddarlutfallið klárt tí at vit eru so von við at fáa donsk tíðindir og man fær jabbata inn í høvdið g vit halda vit er ein partur av danmark og tí tað er kanska ein orsøkat man iki heldur at sjey hundrað milli ónir ern nógv tí tað hoyrir mann jú um í í í dammarsradiuo su íðar tá ver taðikki
teka í danmark tað e tað er lítið av danvarp men í
í mun til okkara búskap svara tað altso til at ein bankin rindaði sjey hundrað og tjúgu milliardir út og vit standa bara og og gána og siga nær tað fáa tei einki gjørt við vitfyi a fa at fara á sofuna á á lullaa eg haldi og eg fari eg skal eiin ena fylgjandi upp til bjarna hammer at vit mugu gera eina lóggávu sum forðar fyri tí mann kann ikki taka slíkt binnuspýti út ú føroyska samfelagnum samm føroyski veroyskamaðuri ta føroyska vinnan hava skapt tí tey sum hava skapt hesi yvirskotini tað er ikki nakar annar og tað er tað teir pengar mansíður út í føroyska samfelagnum har gott nógv landskassin fær enn ein part men hevði fólkaflokurinig vilja hvð ann iki fingið eitt oyra tí tað var langt han selta so er tað helgi abramsen gersuvæl ja harra formaður eg fár ikki ku sagt í hoydal roknar men sjeyndra ogtjúgu
milliónir fyri
hundrað ikki tjeendur g tjúgu milliardir so har er okkurt kommast kom skoft fyri og eg haldi egmást vera eisini ansa eftir lýsindi hvussu mann samanber tøl altso sólin skínur í eisini meira í føroyum para íbúgvi enn on ger danmark allíkavæl eru við spúnarin roderu so mann kmann kann rokna mann skal anski lýsa efta hvussu hvussu mann samanbera men men so sigur hat títt heital tað aftur at man man er altíð størsta avlokut hat tjóðveldir situr tí at tí at mann trýr upp á nakað annað sovorðtið men altso ólopu síðsta rasnskeiði varð samanlagt ein komma fýra milliard tá er írokna tvær komga og seks milliardir í bloksstuðuli og írokna ein komma trvær milliardir í forskattan pensjónum altso eitt undirskot upp á tvær komma fýra milliardir sum ikki tekur teypahav tingi við eg haldi meg minnast a tjóðveldi gætlarðir at at spola tað aftur forskatting hná pensjónum og avtaka ríkiveitingin ttað spyrja hvusu eg gekk við tí takk fyri høguni hatav ja takk fyri rættingina halda jarbansen ja mann skal ansið etti hvussu mann samanber tað passar
men at samanbera tað sum hendir í føroyum
føroyska búskapinum tað bara tey dømi nú nevndi við at mann hevur givið teimum ríkastu fýra fimm fyritøkunum í føroyum ein skattalætta upp á tvey hundrað og trýss milliónir um árið meðan mann ikki hevur givið nakað til tað vanliga verkafólkið og tað unga fólkið sum skal seta búgv tað er ein so stórur órættur tað kann vera og eisini at ein banki rindaði teg er so upphædna út tað er púrasta púrasta óhoyrt tí tað er hasa vanligur føroying sum hevur skapt tað og hetta var ríkisveiturin hjá tjóóðveit hevur altíð gjørt nakað við tað vit skuldu eisini hava kravt tað kanska í sítt saman við fingurum lækkata og hvørja ferð vit hava gjørt tað hevur tað bara gingið betri í føroyska búskapinum tí at tá kunnu vit politikarar nú sita ikki brúka tann danska bloksstovuna til at sleppa teimum ríku undan at gjalda tað er tað sum hann altíð verður brúktur til hann er ongantíð verður brúktur til vælferð ella tey veikur í føroyum hann er brúktur til at vit sum hava tað breiðað sær hann er gjaldan minni tað er tað hon verður brúktur til takk fyri formaðurin eg haldi eisini at tað er
ald var rættiliga atfinningarsamur
og og av røttum í í fleiri fleiri førum hann rættaði sjálvur uppá tann eina tann eina feiliri við teimum sjeyhundrað milliardunum og lat frið vera lat frier av tí eg haldi tar itt sindur undarlig argumentatión hjá hjá annesøvu táteivísa á hettar her við við avlopunum ikki ella ikki tí at og at tað var við heilum blokki ella fullum blokki inni hjá undanfarnum samgongu hendan samgongan hevur jú akkurát tann sama bloskin og allíkavæl hevur mann hevur mann etað akkurát soleiðis at man knógvar upp á upp á eitt úrslit sum sum javnvegar so tað er altso eg haldi samgongan má taka í egna barmin siga so kunnu vit ikki gera tar her betri tí tí tað er einki ivast í at undanfarna samgonga gjørdi tað rættiliga nógv betri esum ann hyggur eftir teimum læknu tølinum takk fyrihøgni hoydal ja tað haldi eg sleki t mann kann tað áti ik sltki a era nøkur politiskar ósamuret t bathygga eftir tølunum ta tað er ógvuslig tað er ógvusligt hvussu skjótt mann fer skeivan vegin undir hesi samgonguni og tíverri hava vit altíð sæð tað
vit hava sæð tað í tjóðarliðum
tál hava eg sæð tað hvørja ferð vit sita á kassanum vit fylla kassanar og so kemur áin nýggj samgong til at hon tømir alt og so rýmir hon á skútuni tísøgan hjá fólkaflokkinum er yvisk røtt teir rýma vú altíð á sútini summi tvey túsund og ellivu tá teir ikkivildu taka tilfeingisgjald inn so rýmar teir á skútuni ogonkur annaðmáttúru ruta upp og tað er tíverri ein ein ótrúliga óheppin gongd tí at eg eri vísur ið tí at at ta samanhaldið sum fleiri hava verið inni á í teiri løtu vit seta okkum at tjóðsarpolitiskt mál um at standa á egnum beinum og megna sjálvi at gjalda okkara tað er at hava føroyingar altíð gjørt í bygdarsamfeløgunum so fær tað ser skapa ein øgiligan vøkstur og eina øgilig samanhald sum vit ikki oyslað pengarnar burtur til til til hasa sum er óneyjygt men brúka teirupp á tað sum vit veruliga hava brúk fyri so er ta einsariasen takk fyri hara formaður nú leggur høgni hoydal øgiligan dent á hettaher at tá ið teir hava verið í samgongu so hevur tað verið yvirskot íl kassanum altso í tjóðveldiðr
non við til at lækka blokin í áttaoghálvfems
og segði tað te kom í gildi ta næstu setuna so sótu teir í í samgongu í tveyogtjúgu mánaðar og so gentu mann fór at merkja tað tar ber gynt at reka ímóti og so bleiv mann úti og so var mann úti í øll árini tá ið kreppan var og tá var tað aso fólkaflokkurin og og og og og sambandi og javnaðurin sum upparbeiddu so ein stabilitet soleiðisnar at tá ið tjóðveldið kom frá mat aftir táðvar mann komin aftur upp á up á upp á upp á eina eina abalansu og so var ta viðgongd og eg skal vera samdur við tí ja tað burdi verið gjørt nógv betri enn tað er gjørt ta tað er sletti ikki yvirhøvur ikki tað men eg haldi hatað nokk so viktigt at h heldur seg til tað faktuella tí tað er fakta takk fyrijar formær eg skilji væl at sjálvt ensachariasen sum eg metir sum á skilamanin at hoppa við upp á hesa fólsku søguna hjá fólkaflokkinum tí tað er næstan óberligt at hyggja at hyggja eftir veruleikanum tí veruleikin er jú
er hin sakariasin sigur
eisini tá ið vit skóðu í bloksstovun seinast atjóveldsfkrin fór si úr nakrari samgongu hann bleiv sitandi tað var fólkaflokkurn sum rýmdi kom niðan her og tóku lyklarnar frá tjóðveldsflokkinum og frátá av tá byrjaði tað at koma undirskot jeme tað er bara eit fakto tað er eit faktom og tað sama nú altso vit sótu í fýra ár og so kunni e venda tær hvussu tit vilja við einum fíggjarpolitikki so gav yvirskot aftan á yvirskot aftan á yvirskot til at spara upp setu búskapargrunnr sum vikur sandabotns sveiggjum tað er komið til góðar nú eisini tá i mann farin av ábyrgarleysa samgongu høvdu vt ikki spært ter pengarnar up taðr sohøvdu vit veruliga verið trupulleikar so kanska skuldi hensagra hesum takka undanfarnu samgongu fyri at vit fyltu kassanar so at a han hevði nógv at standa ímóti við tá ið eit bakkass kom av okkara egnu áum ella av einari heims farsøtt ella hvat han skal vera og tað er teir rættir búskaparpolitikkurin vit mugu spara upp í góðum tíðum til at standa ímóti verju tíðir og tað hava tit tíverri ikki lært enn eg vóna tiat gera ta eina ferð so er
hjá annika olsen
ja takk fyri tað er ikki vindurin sum stýrir tíni siglukós men tað er mátin tú setir tíni segl okur sita í løgtinginum í dag og viðgera fíggjarlógina og tað okur gjørt sum mangan nú tá andstøð og samgonga og mann keglast um hvørjir tøl eru røtt og rakstur og blokkur og so víðari og kanska um eitt val so eru bagburð síðan og stýrburð síðan býtt um og so kunnu okur keglast víðari men er høgni hoydal ikki samdur í tí at okur eiga at seta okkum niður og hyggja eftir hvørja kolsvilja okur fara fyri hetta landið hvat er tað fyri inntøku og møguleikar okur at fara eftir hvussu kunnu okur økja um búskapin hjá okkum so at okur kunnu fáa meira vælferð eg hugsi at har liggur lyklarnar til at fáa eina breiða semju tvørtur um samgongu í andstøðu onkuntíð kundi tað verið nokk so hugalt at tosa um tað sum okur samdum ja takk fyri til andre góðstrøðan fyri at royna at fáa meira visjón inni í hetta kjakið er detta sjálvvísa grønina við at tosa hvat gjørdu tit hvat gjørdu vit men
tað sum eir annikngoseftirlítsri er púra samdur í og
okkara boð er nokk so greitt altso vit skulu sjálvandi til at fíggja ta øktu vælferðina vitskulduhavast í landinum tað skal fíggjast við at tey tey sum hava fingið frameitsjarrættin til dømis reiðaríini og onnur skuldu gjalda meir tað hava tit broytt tað kundu vit vistu vit kundu fara hin vegin aftur ja vit eg skal seta niður í morgin at gera tað og so mugu fáa tjósapolisk mál um vit skuldu standa á egnum beinum og sjálvir taka ræði á øllum okkara viðurskiftum tað gevur okkum eisini vøkstur og inntøkur vistuvit sjálvir stýra okkara utaníkspolitikki og og handilspolitikki tað fara tvey boð og so er tað hitt við at fáa bústaðarpoltikina asa ættarligu stjónna burtur tí at tað uppvaksandi ættarliga í føroyum í dag kemur til eina rokning tey koma tey koma ikki bara til møguleikar sum fleiri okkum eru komin tey koma en ena rokning sum vit ella hetta løgtingið hevur lagt omaná tey tí at vit sum nú eru og fara upá pensjón skulu hava tað so øgiliga gott og vit skriva rokningina til tey komandi ættarliðini tað er størsta avbjóðingin tey kunn kku gongur seta búgv í dag
uttan so at tey hava rík foreldur
so fær bjarni hammer orðiðja takk fyri harra formaður okur viðgera fíggjarlógina sum er løgd fram fyri tvey túsund og tveyogtjúgu eg havi sitið og fylgt við orðaskiftinum ta hevur verið einokk so spakt o tú hevur verið eitt sindur henda við handan veg men tað sum eg komið mær til og hugs og komið komi til at skriva niður tað er eina yvirskrift fyr hesa fíggjarlógina og tað er simpult enn eitt sminkalík tað er tað at tann tað er tað tann yvirskriftin eg finni afíggjarlógina mann snakkar um yvirskot har má eg siga sum ein landstýrismaður plagir at siga jakomorun jakomorun hundrað og einoghálvtrýss milliónir frá bankasøluni í danmark frá einum banka sum hevur hevur gjørt sær øllum førum sum aðalmál at finna upp á eina ørgrynnu av tænastugjøldum og hækkað tey sohvørt
rt og at gjalda yvir hondsvinningsbítur út til eg segði til tað eina prosentið í áðni men
tað er nógv minni enntað eina prosenti størsti partn situr yvir norra lán út á bygd okur vita hvast tað er tað er trupult men sjálvandi er tað trupult at geva lán útarbygd tá mann setir seg fyri at fáa betalt sjey hundrað milliónir ja av landinum meginpartin av tí tað haldi ikki er í ordan og so er tað tvey hundrað og sekstan milliónir tað er so íløgur sum ikki ætla at veða brúktar í ár men verða fluttar til næsta ár men kanska tær í hobygninginum kann mann kanska siga kanska tær verðr an nokk brúktar í ár men tað eru nakrar milliónir fimmoghálvfjerðs milliónir men okur munnu ikki gloyma tað krp úti nú hetta eru allar allarbestu tíðin sjálvt um sjálvt um korona hevur gjørt sítt so er tað tann størsti búskaparvøksturin sum kanska er móltur í nýggjari tíð í vesturheiminum og serliga í føroyum tað er beint nú í dag allíkavæl higartil er tann útreiðsluvøkstur altso visti i kul taka tjúgu tveyogtjúgu við upp á átta hundrað og áttaoghálvfjerðs milliónir harra formaður átta hundrað og áttaoghálvfjerðs milliónir higartil tað endar við at tykur eg má siga tykurt tí tað eru tik sum stemma tær ígjøgnum í í samgonguni at eg koma langt langt yvir eina milliard í útreiðsluvøkstri viðse viðs visse tað her verður verandi langt í allarbestu tíðin og har má eg siga atað er ein áheitandi løgmann tað er bara eitt at gera hjá løgmanni tað er eitt at gera tað er at rædda tað sum ræddast kann og skriva út val tau tað er tað einasta sum einast tað er einasta mátið at rædda hesum landinum og allarminst sambandsflokkinum

harra formaður so far geg til ítøkilig mál eitt má eg eisini eg royni at taka tað minni positiva fyrst tail suðuroyartunnilin eg komi er nevndur at nokur fáum her á tingi í dag øgiliga fáum faktiskt merkiliga nokk øgiliga fáum tí okur minnast beint áðrenn væl er tá formennir vóru samlaðir suðursalt teir stóðu allir har og bliva spurdur júta hægstu raðfesting hægstu raðfesting eg haldi onkur segði meira ein hægstu raðfesting men so er tað blivin kvirt so hoyrir mann einki onkur hevur sagt her eiga at eigur mann eiga suðuroyingar ongan góðan her á tingi og í landsstýrinum jú men nú snakka okum suðuroyartunnilin men tað sum er mann kallir tað fyr eina larmandi tøgn ogtað er tað tað er tað verður vónandi tann dýrastau størsta verkætlanin í føroya søgu allíkavæl er ikki einkróna sett av til næstu ár heldur eingin til tvey túsund og trýogtjúgu og heldur ikki fýraogtjúgu skul eg skal trúgva fíggjarlógaruppskotinum sum liggur fyri fyri dagin í dag ikki einkróna til størsti verkætlanin í føroya søguni eg veit ikki hvussu nógn man nógvar pengar man brúkar at prosektera men m mann brúkar øllum ferð im meira enn ongar pengar tvær milliónir eru so fluttar sum ikki verða brúktar í ár til í næsta ár til gera onkrar kanningar eg havi se roynt gott naka að spurt meg fyri og tað er okkurt í gongd men sum eg skilji so er tað øgiligani lágum plussi á øgiligani a láum plussi

mann kann siga hvat sker her tí at sandoyartunnilin verður boraður út á jólum er fantastiskt heilt fantastiskt men fyri nøkur fáum árum síðan so segði eisini tann sitandi samgongan nú at tá ið sandoyartunnilin verður boraður ígjøgnum sum skula borarnir forseta beint suður á sands og bginna borðað suður til á jólum verður borðar og alt flutt á landinum eksperitistan fór við teimum so munnu okkur bara krossa fingrar fyri og hopa at eg koma aftur tí tað er eingin ivi um at tað er bara suðuroygginum nú skjótt av teimum størri økjunum sum er veruliga avbyrgd frá restina av føroyum og vit taka suðuroyarleiðina tretivu milliónir sla brúkast í næsta ár at til eina klassing hjá smyrli tretivu milliónir og tað stendur í bara fyri at hann kann blíva góðkendur at halda á framá sigli eg haldi hann bleiv nevnt at hann var sekstan ár í dag ella seytjan ár smyrðil og ein nýggjur smyrjil kostar val ligva eina milliard allíkamá seti mann null krónur av til at gera suðuroyartunnilin null krónur so rokni eg við og hopi at mann ætlar at byggja ein smyril inntil eitt annað egveit ikk hvat er men tað er eingi ongar ambittiónir beint nú til suðuryartunilin og allarsíðst m fyri at enda ta í tvey túsund og tjúgu aprílmánað tá bleiv tað eitt eitt eitt gott nók ott uppskot frá andstøðuni stemma niður um at stovna partafelag suðuroyartunnilin men samgongan skrivaði eisini sína áliti í samband við landsstýrismannin samferðslumálum so segði hann at hanninnan stutta tíð eg haldi tat beir nevnt ein mánað skuldi hann samlað partar í øllum flokkum seta seg saman og øllum førum fáa eina yvirskipaða loysn hvussu fara okur víðari eg veit altso onkur snakkar um fyrra partar men taðe var soei mánaðr hetta er øllum ferð nógv um mánaður síðan og eg havi so ikki hoyrt nakað sjálvur eg veit ikki um nakan annan sum hoyrt nakað sum helst at blíva innkallaður um at snakka um suðuroyartunnilin tað er fyri at gera suðuroynna ferdiga so er tað er eingin ivi um tað er ein øgiliga stórur tørvur á meira betur fraktviðurskiftan til suðuroynna ein fundur hevur samtyktar suðuri gott nokk við vinnuna og landsstýrismannin eisini at tað skuldi gerast okkurt beinanvegin einki er hent tað hevur verið ynskir um at kanska fáa eitt eyka fraktskip illa at fáa fleiri túrar við smyrli ikki ein krónur sett av til tað her beint taikki ein ein ein spurningur eg setti sjálvur ein skrivligan spurning og tað stóð segði so landstýrismaðurin ati hann hugdi upp á okkurt men tá men men yvirorðna var tað vistu tað privata ikki fór inn og gjørdi okkurt sum landið skuldi stuðla so gjørdi hann einki tað er eitt sindur keðiligt men harra formaður men nakað sum eg raðfest tð er raðfest høgt tað er kanska tí at tey vilja halda út tað er ein tunnil til vestmannar hundrað og fimm milliónir upp á trý ár eg sett av til ein tunnil til vestmannar tað kunnu eg lesa og so slasi í einum svari í skrivligum svari ati tað sum liggur beint aftan á tað tað er at hálvtrýss milliónir til vegin til múla og tað fer okur sum búgva millum annað í suðuroy at hugsa hvussu eru raðfestingarnir summ tveyoghálvtrýss milliónir suðuroyartunnilin verður sløkkiraðfestur yvirhøvur størsta verkætlanin í føroyum men ein ein tunnil til vestmannar sum landsverk malir dundrandi frá landsverksveður tað er slett yvirhøvur ikki neyðugt men eg skilji hvat vesturoningar vilja hava tað geri eg og so vegin til múla

men tá tað so sagt landstýrismaðin í mentamálin hevur raðfest nógv góð ting hann hevur raðfesti millum annað hann hevur fyrendaliga ordiligani fingið sliðið fast ví hundrað tímma seymi ati atføroya heilsuskúli hann fer eina hægri játtan tað verður so at tær royndirnar at prøva oyði leggja hann tær steðgað nú hann hekkar játtaninar leggur upp til ein klassisk skal koma afturat í heilsuskúla føroya eg veit at tað eru kreftir sum arbeiða við at støðga tí men tað er gott hann bestemmar samgonguni inan fyri tað øki fámjinstunnurin koyrir fullari ferð fantastiskt eftirskúlin ítrótðarháskúlin og so eisini sjúkrasystrarnir fáa en klassa afturat so tað er tað eru eisini positivt ting í hesum her men yvirorðna sum sagt er ta sminkalík men søgan og tølini tey vísa seg aftur at tala samgongan vikkin heldur út eitt sindur afturat fyr ein útreiðsluvøkstur langt evar eina milliard og kassanir sum verða fyltir við øðrum flokkum ella øllum førð um øðrum samansetingum teir verða tømdir við rekoyrdferð tá ið tey sokallaðu sum hava fíggjarliga ábyrgd sum t setu áðrenn tey komu til valið koma til og tað er sjávandi harmiligt men okur vóna at tað ikki verið so galið sum tølini siga og søgan sigur men at okur fáa eitt gott ár tvey túsund og tveyogtjúgu og at tað fer atganga skott og kanska fíggjarnevndin fer atkanska at sum hiin sig rætt upp á kanska sminka eitt sindur upp á tølini sum sum standa her fyr dagin takk fyri hara ja takk so er tað viðmerkingar tað fyrsta tað er pállareynatygur ger so væl ja áhugaverd røða hjá bjarna hammer og eg haldi t tað er ett týdningarmikið viðvíkjandi suðuroyartunlinum at vit ikki lata stríðið fyri suðuroyartunlilnum bara vera stríð fyri suðuroyatingmenn ella ella politikarar úr suðuroyni tað øgiliga týdningarmikið at vit onnur fara inn í ta stríðið og taka okara lut og okara kappi royna at at vera við til at fáa tað tað kjakið so gott sum gjørligt og grundarlagið undir at fara víðari við ætlanini so gott sum gjørligt eg sakni eisini at mann kemur viðeinum útspæli frá samgonguni títíðin við smyrli hon byrjar at hon byrjar a knípuum byrjar at renna undaneg haldi eisini er nokk so troyttandi at at mann skal hava hendan her ivan millum millum bólkarnar og samgonguskipanini í politisku skipanini har sumann ikki hevur álit á at mann saknaðrum tey somu tølini har har eigur sær var nakað ivamál altso fíggjarlógin er vaksin við átta hundrað og átta hundrað milliónum í í løpu at hesun her tveimum árunum so eigur landstýrismaðurin eisini at vera ærligur og siga soleiðis er tað tað nyttar seg at atpástanda okkurt á
ja takk ger so væl bjarni hammer ja takk fyri nei
samtíð vil eg taka tølini fyrst at so landsstýrismaðurin sum sagt kann vera ærligur og siga at her eru tølini sum tey liggja á ferð dagin í dag men tað eru okra ynski og tað sum mugu fara at arbeiða fram ímóti at fáa minkað tann øgiliga vøksturin sum er men tað er meg teimum hann so velja landsstýrismaðurin í sambandi við suðurartunnlum er púra samd við pállarinatúgvi at so leingi sum okur suðuroyingar liggja og rópa og grenja um suðurartunnlum suðurartunnlum so er kanska ritu rikku norðanfyri hatta er bara nakað sum suðuroyingar ynskja sær hatta er ikki nakað sum norðuroyingar ynskja sær hvørki í løgtinginum ella í landsstýrinum ella millum fólkini tí er tað gott við seg við serliga løgtingsfólk og landsstýrisfólk eisini at fara út og standa upp og siga sjálvandi skal suðuratunnil gerast skjótast til ber í staðin fyri at bara eru suðuroyingar sum rópa um tað tí tað virkar sum um at hesin rópini hevur verið fyri ikki tó og deyvum øðrum men men øllum førum tað hoyrir tað kemur øllum førum ikki mann og øllum førum skrúva árapará tey eitt sindur har og upp fyri tað skal hoyrast takk fyri harra formaður takk so tú sigur serbegin sum er ein viðmerking gerst væl takk fyri harra formaður

hal føroyingar høvdu verið væl kentir við at røddur úr øllum flokkum og alt løgtingið stóð saman um at taka suðuroyartunilin fram tí tað sær út sum at tað er alforfriðarligt bjarni hammer havt spurðningar frammi thavi eg eisini sjálv havt og í august tað seinasta svari sum eg fekk tað var at mann hevð ikki tikið støðu til hetta her við at kalla flokkarnar saman tí okur vita at tað eru nógv ting sum mann skal hava greiði á tað er n ein ein ein stóri fíggjarætlan sum skal gerast fyri tað ein stór semja um tað og tað er nakað við hvussu mann ger við øll gjøldini og taðr nakað við linjuføring og nakað vað starna partafelag og tað er túsund ting at fáa greiði á og so leingi sum mann einki ger og samstundis heldur einki ger við at seta pengar til síðus kal man iga til nýggja smyril visti t endiliga var tað menn ikki vildi hava suðuroyartunnium men so mann ger einki í hvørkunn enda so haldi eg at at tað sær ikki ikki út til at hvørfalla orðini hjá lígmannini kom at halda um at tæir vara koyrandi jatakk sofr
erbjenn hemmer orð eftir seg spæl nei takk fyri ræðar for
anei egeri samd í tað fer ikki at halda uttan so at tað verður skift út beinanvegin men ja tað einasta sum stendur í langtíðarætlanini í tvey túsund og fimmogtjúgu standa hundrað milliónir á tað kundi kostaði hundrað milliardir tað gevur sum so ongan praktiskan týdning tí tá er tað di skifta út í hasum har høpinum hvørt stendur fyri har men tað er ein áheitan til kanska til landsstýrismannin í samferðslumáluum at kalla partarnir inn altso kallar partar fyri allar flokkar inn um ikki annað til ein eitt prát har sum tað virkar øllum førum at at mann trýr upp á tað at hann meinar nakað við tað soleiðis at mann kann øllum førum fáa snakka um hvat er og hvat er hvat sker og hvat ætlar mann tí beint nú eta bara larmangatínum takk fyri harjatakk so er ta gjóni nolsoy joensen ger so væl ja takk fyri harra formaður og takk til bjarna hammer fyri eina sera rámandi røðu og sum lýsir væl líkasum tað sumikki ordliga gevur meining fyri nógv ar mann sær at mann ætlar at kanska at játta pening til eina bygd sum ikki har eingin býr
men tann stóra verkætlanin sum eg haldi øll øll her á tingi
tikk líkasum vilja hava fram tað sum tað eitt teimamum síðstu stóru prosjektunum at her suðuryartunnilin ikki er er á breddanum og tað er tað er at harmast um og eg skal heilsakur koma upp í tær kórur av at sso tygrmennir ikki føla se einsamallar í tí at vit eiga at koyra á við tí prosjektinum tí at tað gevur onga meining sum bjarni hammer eisini er inni á at maskinurnar sum tað bleiv tosað um eisini í samband við eysturoyar sandoyartunilin skuldu líkasum halda áfram við teirra arbeiði og ekspertisan er í landinum latð tikum koyra á tí bylgjuni so so langt sum vit kunnu og tí er tað líkasum øgiliga keðiligt at síggja tað at tað ikki eg verður raðfest takk fyrijatakk gersuvæl bjarni hammer takkfyr hara formaður ja tað er júst tað at hetta her teir føroyingar sum arbeiða ið hesum verkætlanim við við at borða umsjóvartunlar teir eru blivnir veruligar ekspertar
ikki bara í føroyum men í allum heiminum og eg prátaði við onkran av teimum nú
teir siga altso tað koma tilboð inn hvørji eg vilja einastu oviku um at bora tunlar runt um í heiminum og tað fáa tey eitt eitt ótrúliga gott tilboð sum føroyingar kanska ikki kunna bakka upp jamen so romar tey kanska og iki koma aftur so skulu kanska byrja á nýggjum við nøkrum heilt øðrum heilt øðrumfólkum heilt øðrum hugsjónum sum kanska okur ikk hava brúkfyri her í føroyum tei kr hava føroyingar sum kunna arbeiða og stýra hesum verkætlanim í føroyum tað má vera tað besta tí teir vilja tað besta ella tey vilja tað besta fyri føroyar eingin ivi um tað so tað er okur munnu bara standa og bíða eftir og vónandi eg trúgvi tí at landsstýrismaðurin fer at kalla fólk inn um ikki annað atil eina kunning um at eg ætli einki at gera ella ja ætli at gera okkurt eina ferð takk fyri harra formaður jatakk so er tað annikuolsensfæri til vimerkin ger su væl ja takk fyri harra formaður j eg kann koffa boða frá beinanvegin at tað verður verður so ikki við mínari atkvøðu
jag tað verða settar tveyoghálvtrýss milliónir krónur av
til múlavegin so haldi eg heldur at mann skuldi sett pengarnar í at gera tey neyðugu forskanningarnar tilsuðuroyatunlinum og eg eri púra samd við bjarni hammer í tí at mann eigur at halda fast í at fáa suðuroyaleiðina upp á pláss eg veit gott at okur ikki tosa tríggjar fýra milliardir men kanska tað dupulta so tað eru tað er nógvir pengar sum skula fáast til vega men at mann fær sett arbeiði í gongd og heldu vónini í at suðuroyingarnar eisini verða bundnar í restina av føroyingum at at okur líkasum tosa saman mál og fáa bundið allar føroyingar saman tað haldi eg er øgiliga umráðandi so honum har eri eg púra samd við bjarna hammer jatakk ger sovæl bjarni hammer ja takk fyri tað harra formaður vil gott at hoyra fleiri leggja hstir afturat tað er virkuliga gott tí tað snýr seg eisini um at koma at gera at koma í gongd so at vóninim verður hildin uppi at tað verður tí tað er leingi at bíða vissu tykur hava við seg vissu samgongan heldur útí
tvey ár afturat eg ivist í tí men visti gera tað tað leingi at bíða tí eg tað
gott at at tað leggjast fólk afturat eisini í samgonguni men eisini bara fólk nornorðonfjørs at tað halda tað er skilagott at mann fer í gongd skjótast gjørligt meðan okur hava meðan okur havaekspertisuna og tta er hægsta man sita hægsti búskaparvøksturin nakrantíð í føroyum er nú hvat ið vit skulu koma út í sjey óalmindiligani ring ár hvat hendi so tí munnu kur vóna at at suðuryartunnilin verður kanska tikin fram um vegin til múla sjálvt um skinkur og ostar múla eru væl umtiknar her í teimum fínu matstovunum íhavnumjso er tað edva jakobsen sum fær ein vimerkin ger so væl takk fyri harra formaður eg haldi bjarni hammer er í so spentur ppá nýval hann fær ikki ordiliga stýrtsær av hesum nývalum
sum liggur fyri framman mær vita
prandi var fámjanstunnin á skrá í síðstu samgongu og hvør stóð fyri tí niðurlaringini nú var hann tosað nú verður tað tosað ófatiliga nógva ting sí s røðrar palli um hvussu hvussu mann skal niðurlegga suðuroynina og og tað tað tað má vera nývæl í morgin fyri at suðuroy kirka dettarnar ímillum men vissi eg veit um minnist rætt var ikki á tingi shjól men eg haldi meg fylgt rættiliga væl við so var fámjanstunnilin rættiliga nær við at kunna fara í gongd við men eg veit ikki hvat fyri handlarar komnar uppí har sum bjarni hammer sikkurt í ein partur av men eingin hevur sagt inni her at suðuroyartunnilin er er steðgaður upp hatta er nakar fantastiir sum hann hevur tá mann blívur heilt bangin um vusseg altíð hongu saman men hvør niðurleggaði fámjanstunnilin fyri at útseta hann í fleiri ár takk fyri harra formaður gerso væl bjarnihammer takk fyri edva jacobsen tú tigi eg sjálandi eg skilji gott at etva jakobsan be høvuðshan ikki vara bangin fyri nøkrum tí hon hevur fingið tvær forferdiligar
kinar nýat salteraðar farleigir heim til sín bústað tað okur
ikki sum er nú men eg skal ikki gloyma tar fámjistunnilim púra samd við tí sum edva segði ella bara fram edva jacobsen tí at tað var ein undanfarni samgonga sum fekk e meiriluta mann kann siga tað fólk í samgonguni fingju í meiriluta ímóti millum annað meg sjálvum krist mikkolsen og øðrum soleiðis var tað men mann kann so kanska gleðast um tað nú at tunnilstoymur fór í gongd við dalstunnilnum áðrenn tí fámmenningar fáa ein so ein tunnil væl skjótari nú endafungið visu tað skuldu borið hastupá tann mátan sum erur nú men heilt stutt tilgt edvar jacobsen tú sigur at hon nevnir at edvar jacobsen manseg ikki skal vera bangin fyri eingin síðan ikki skal gerast men visti tú hyggur eftir tølunum í fíggjarlógini so er null krónur settir av til forkanningar til forkanningar minst til til ta størstu verkætlanina nakrantíð í føroyum kostar hon null krónur ella kostar meir eg haldi eg kostar meira enn null krónur
takk fyri formaður
ja takk so fari eg til næsta røðara og tað verður jakub vestegard lanstýrsmaður í fiskivinmálim ger sovæltakk fyri harra formaður eg kann ikki lata vera við at byrja við at viðmerki viðmerkja til síðsta røðara sum fílirst á at einkin suðuroyartunnilr á skrá maknaði ikki at klára ein tunnil til fámjin fyri nakrar fáar milliónir samanborið við ein suðuroyartunnil og so skal mann standa her og breiða seg út tá mann skal gera ein suðuroyartunnil ja eg meini tað okur okur viðgera fíggjarlógina fyri komandi ár og okur mugu enn einaferð staðfesta at tað er saggj í føroya fólki ora vøkstur í samfelagnum heldur áfram allir heimurin og føroyar við hava verið befongd av eini kreppu eini
farshótt men serliga okur í føroyum eru komnir ótrúliga gott ígjøgnum farsóttina
og teir døpri spádómarnir sum eg haldi at landstýrismaðuriní heilsumálan var inni á í sínari røðu um at mann væntaði milliardaundirskot teir vórðu gjørdir so eftirtrygkiliga til skammar og at føroyska tjóðin er komin munanti betri ígjøgnum hesa farsóttina enn tað sum spádómarnir vístu okur eru sjó fylgiligt í føroyum øgiliga avhanga útav hvussu heimurin hevur tað hvussu tað gongur úti í heimi tey sum keypa okra dygdargóður fiskavørur serliga hvat keypiorkaner og tað sum spott verður er at okur koma framhaldandi heimurin kemur at hava ein størri búskaparvøkstur komandi árini og tað skuldi alt annað líka smitta á føroyska búskapin hava okur møguleikan at selja tær vørurnar sum okur hava í dag og tað er so ein annar spurningur altíð sum eg skal koma inn á aftur seinni hvussu hvussu verður viðvið tíð hjá hjá føroyingum okur okur kunnu siga ati tað er rætt sum sum sagt verður í yvirskriftini til fíggjarlógina vøkstur og vælferð okur hava ein stóran vøkstur í samfelagnum okur hava so í hesi hesisi fíggjarlógini og hesari samgonguni valt aftaná ta uppruting sum varð aftan á síðsta síðstu samgongu har ið ikki so fáar milliónir rapaða út úr ymiskum skápum hav okur valt at raðfesta bøkstur raðfesta vælferðina brúka tann vøksturin sum er til vælferð til føroya fólk tað hevur føroya fólkuppibori

oftani trupult í góðum tíðum at halda aftur og tað skal ikki vera nó gloyna at tega tað eisini nú og tað er møguligt at vøksturin er íðir so stórur men hann fer til tey tey økini í samfelagnum sum okur vanliga reypa økur av at okur itt vælferðsmfelag tørvar og tí haldi ikki at okur skulu vera so bangin um tað at okur raðfesta tey økini í í føroyska samfelagnum so at vælferðin so at ágóðanir vinjingurin í samfelagnum kemur út í hvønn krók tað haldi eg tað haldi er eog at halda okur øll at tað er umráðandi føroyska samfelagnum eg umsiti ein lítlan part ein pinkolítlan part av útreiðslunum á fíggjarlógini og har eru ikki tær stóru rempingarnir tann játtanum økisteitt sindur og tað sum tann játtanin økist er raðfesting í mun til eitt nýtt havansóknskip jákupsvarra sum hevur víst seg at vera nakað dýrari í rakstri enn mann upprunaliga segði okur koma við einum eykajáttan í tingi har okur eisini síggja at tað hevur verið for lítið av raksturi á til í ár og at okur leggja upp fyri tí komandi ár soleiðis at mann kann fult gagnnýta tað nýggja stásiliga og góða skipið sum okur hava fingið til til til gransking á tíøkinum til gransking sum er partur av tí grundalagnum sum okur sum okur liva av okur halda áfram at uppraðfesta veðurtænastuna við ati við at fáa fleiri fleiri av teimum uppgávunum sum hava ligið hjá serliga dmi heim til føroysku veðurtænastuna so okur vóna at okur ið leypi av komandi ári hava eina væl uppgraderaða føroyska verðutænastu tað er ein raðfesting sum í ár og ferð sjálvandi at halda áfram til okur hava fingið verðustovuna upp at koyra so so nógv sum sum møguligt annars er tað fyrisovítt tey somu økini okur hava okur hava vørn sum hevur vaktaskipini og ikki tykur at siga tá ið gomul skip er í flotanum tjaldrið er er farið um fjøruti ár tá kunnu øgiliga skjótt koma óvæntaðar útreiðslur og tjaldrið hevur verið uppi og tá ið tær fóru á sjógva aftur so væð lekja á so tjaldrið skal takast upp aftur og so skal mann kanna stálig í skipinum hvussu tað eru so vil so tá tað vísa ella tíðin vísa hvat neyðugt er at gera har og sum sagt tjaldrið ereitt gamalt skip øgiliga skjótt at tað ikki loysir seg at far ið gera tir stóru umvælingarnar við eitt slíkt skip okur hava hugt og vorderað avloysari skip skal eitt slíkt byggja so kostar tað eina rúgvu av pengum hundrað og tals milliónir meni tað eru eisini skip sum mann kann hyggja upp á at keypa men higartil hevur vorn verið meg mest spent upp á at byggja eitt nýtt skip ja líknandi við primil men tað er einraðfesting sum ikki er her í løtuni tí tað er skip sum kostar nógvar pengar

sum sagt so er so er tað við fiskimálaráðnum játtanini nøkulunda tað sama tað sum eg havi nevnt her tær raðfestingarnar sum eru hvussu eru útlitini fyri komandi ár ø tað sum okur umsita er ein partur av grundarlagnum fyri hvussu samfelagið føroyar fer at koyra eisini búskaparliga komandi ár komandi árini okur hava havt nøkur ella eftir hondini meira enn vanligt av árum har ið serliga uppsjóvarfiskurin hevur verið øgiliga væl fyri og hevur verið eitt dygt grundarlag undir føroyska búskapinum

at tað kann blíva fiskað for nógv og teir stovnarnir eru undir trýsti og til síðsti tann síðsta nokk ikki so so døpur sum mann kanska hevði væntað mann sigur at ráðgevingin fer makrel fer at minka við sjey prosentum og fyri sild átta prosent silsá man eitt sindur dapur upp á fyri nøkrum árum síðan men tað er ein stórur árgangur komin inn í fiskiskapin tað sum hann sigur tvey túsund og sekstan árgangurin snú er ein stórur árgangur komin inn í fiskiskapin og heldu heldur heldur gýtingarstovnin uppi so hann er oman fyri minsta mark og tað er tað sama við makrelinum svartskjafturin hevur tað at sveiggja øgiliga nógv og tað ikki so nógv ár síðan tíggju ár síðan tá fór svartkatta kotan niður í einki og mann var eitt sindur bangin fyri at tað sama kundi henda nú tí tað vórðu fleiri fylgjandi ár við vánaligari tilgongd mann hevureisini far at mæla til eina minking uppá nítjan prosent tað er ein stór minking hvussu alt hetta her veruligt tað vita okur ikki men tað er tí at tí at tilgongdini verður vánaligmen vissi eg havi skilt tað rætt so eru glottar fyri framman um at a er árgangir størri árgangr aftur sum mann hevur sett minni ella smáan svakjast sum kann styrkja um stovnim soleiðis at kanska niðurgongdin ikki ikki verður so so ógvuslig so okur sjálvandi fara á miðja eftir at vit um ikki kunnu fáa avtalur um hesar her millum strandalondini um hesar stovnarnar menieg hevði ynskt at eg kundi sagt at tað er útlit fyri tí men eg eri bangin fyrit ímótsagt at tað er ikki serliga góð útlit fyri at okur kunnu fáa avtalur vónandi fara okur at miðja eftir at fáa avtalur millum nøkur lond okur eru í løtuni nokk so samdur við norra um okra støðu viðvíkjandi makrelinum og hava gjørt eina síðnámillum avtalu es og bretland vildi gjarna vera í makrelavtaluni men samstundis noktað vit at okur avgongd á fiska í teirra øki og tí var tað trupult og tí var takað sum at taka grundarlagið burtur okur hava roynt at mýkja tað soleiðis at mann kann gagnnýta hesa stovnarnir uppá besta máta men at siga tær útlit fyri at mann kann finna semjur tað verður nokk trupult viðvíkjandi bátsviskinum undir føroyum so er tað eingin loynað at har eru har er avbjóðingar tí fiskiskapurin og útlitini eru ikki serliga góð okur hava roynt at gera tillagingar við og brúka rist og troli og býtt eitt sindur upp millum línir og útróður og okur hava gjørtroyndarfiskiskap á føroya banka og tað fara okur sjálvandi ati at halda áframvið og kanska víðkað víðkað meira so tað útlitini fyri pikiskap á føroyagrunninum eru kanska ikki so góð okur hava skipað fiskiskapin eftir einim umsitingarætlan sum mann hevur ynskt leingi og tilráðing og áseting á fiskidøgum fer fram neyvt soleiðis sum hendan umsitingarætlanin er gjørd og okur eru ferð við ati samskifta við eisini sum at fáa hesa her umsitingarætlanina góðkenda eisini har tað sum er gott fyri føroyska skapin er tað at okur hava fingið mms góðkenningar men tað mmcgókingar í sjálvum cr geva ikki fisk geva kanska betri prís við tann fiskin sum okur fáa men vónandi vendist tað aftur tað vísti seg tíverri at vera ganga upp og niður við fiskiskapinun í føroyum okur hava ein stórur partur sjálvandi av okra ein stórur partur av okra fiskivinnu er eisini umbýti við við onnur lond og tann stóra fiskivanðjaavtalan okur hava við við russland hon er rættiliga stabil og okur hava eitt rættiliga gott samstarv við tann partin um um tað umbýtið at okur fáa tosk og annan bótnfisk í barnshavnum og og russar fáa uppsjóvarfisk hjá frá okur við noregi hevur hav okur eina avtalu sum okur endurnýggja hvørjum ári saman við íslandi íslandi hava okur hvørt avbjóðingar um við fiskiskapi í løtuni er avbjóðingin um at fiska sild á søð í íslandi har ið føroysk skip eru avmarkaði í mun til íslendsskip menn tað hava kur roynt at tikið upp menn tað vísti seg at vera trupult at fáa tað fáa tað upp á tepapláss okur hava okur hava havt

tá ið bretland nú fór úr es o royndi okur sjálvandi eisini at fáa eina fiskivanðaavtalu við bretland og okur gjørdu eina ein karmssáttmála um tað samstarvið sum skuldi vera men tað eydnaðust okur ikki í ár hvørki at fáa fiskiveiðaravtalur við bretland ella við es

trupulleikin er hjá vhyggiligt at skalt tú hava eina avtalu skalt tað vera nakað fara eftir altsu tað skal ikki vera snøklar sumtað slett ikki lønar seg hjá nøkrum bólki at fara eftir ogokur tær avtalurnar sum okur høvdu á borðinum hildu okur ikki gagnaði og høldu eg ikki vóru loyskir at fara at undirskriva og tí vóna okur at okur nú til komandi ár kunna fáa meiri ja meir fisk at okur fáa veruligar avtalur okur royna altíð at at spíla okur út at fáa botsfisk til okra sperda heimaflota serliga línuflotan útróðprsflotan ið umbýti við pilagiskan fisk bái tá okur fara til grønlands es ella bretlands og tað fara okur sjálvandi at royna aftur men tað ertað er neymari til neymari sagtin gjørt men tað tað verður tað verður altíð altíð roynt samanumtikið kann sigast at útlitini í tí polagiska eru eitt sindur verri enn tey hava verið spurningur in hjá bilu hvar kvotagrundarlag okur seta okur í mun til onnur okur fara sjálvandi at halda fast við tann kann mann siga býtulikin sum onkursvegna liggur liggur fyri dagin í dag sum alt annað gev okur eit eftir munandi hægri støði enn okur høvdu men sum sagt útlitini fyri at gera semjur í øllum førum millum allar partar tað eru ikki ordiliga til staðar vónandi ber til at fáa semju millum nakrar av pørtunum takk fyri harra

spyrja landstýrsmann um hann ætlar at endurskoða tað er soleiðis tá i ta seðið minkar so so er tað soleiði at mann hevur skipað tað soleiðis í fiskin at tað er tey smærru reiðaríini sum fyrst ssa tónsaum mann hevur ætlað at at javnseta øll reiðaríur í upsjóvinni takk fyri

takk fyri harra formaður tá ið tað av seið minkar so minka tað kvotagrundarlagið javnt hjá øllum við undantak av einum parti av seldakvotuni tað sum er oman fyri fýrs túsund tons av sild viskiminnis tali ræytt tað minkar skjótari hjá øðrum hjá summum enn hjá øðrum okur hava arbeitt í fiskimálaráðnum við at gera ein lykil soleiðis at allar kvotur eru líka at mann
tær vinnurekandi vita at okur hava eitt ávíst kvotagrundarlag og tað kvotagrundarlagið er gald
óðinsett okkara lutfædd er tað sama óðinsett hvat tí kvoturnar eru men okur sjálvliga koma mær mál við tí men vónandi klára okur tað til várs at koma við einum uppskoti sum javnstillar allar men tað er tann lítli parturin sum eitur sild oman fyri fýrs túsund tons sum sum har
teikotar at tað minkar eitt sindur skjótari hjá summum enn øðrum
ja takk so er tað uni rasmussensum e viðmerking ger so væl takk fyri ja hetta ljóðar interessamt at hoyra um hvussu tað sendi til hjá hasum ymisku fiskasløgunum í forhandlingum um umbýtið við onnur lond við onkur fiskasløg men ja vónandi kemur mann til onkrar semjur men tað ljóðar ikki so øgiliga gott men tað sum eg hugsaði um eisini nú tað var í sambandi við uppsafiskiskapin hesar ristirnar tað ljóðar á á fleiri sum at fiskurin er so stórur sum hann fær nú at spurtmálið er um ristirnar eru ísur víðar um hann hvat landstýrismaðurin hugsar um hetta um mann ikki spurdi broytt eitt sindur upp á tað soleiðis at mann kann fáa eitt sindur smærri uppsa enn mann fær í dagtakkfyrija takk ger so væl jacoveseguard takk fyri harra formaður okur broytti uppsa fiskiskapin soleiðis at trolarar
partrolarar kundu sleppa inn ast leiðir sum vórðu stongdar
tfyri at verja smáfisk við treytina at at tað bleiv brúkt rist ristið væl kend í fiskiskapi allastaðni men tað er rætt sum uni rasmussen sigur at tað havr verið ávísar avbjóðingar okur farn at hyggja upp á eitt øki norðanfyri at gera tað itt sindurvíðari breiðari og so okur eisini farin at hyggja eftir ristini um at rimarnir ella opini í ristini ikki kundi verið eitt sindur smælri tí tað vísti attað er rættiliga stórur fiskur sum tað er rættiliga stórur fiskur sum sleppur sum sleppurígjøgnum so alt anáa líka so fara okur at hyggja upp á tey viðurskiftini vónandi rætta tað soleiðis at okur kann mann siga fiska tann fiskin sum stendur mát og ikki sleppa hann út aftur og tað
fiskurin kann so vera sílar út aftur
takk fyri harra formaðujatakk so er næstur at røða etva jakobsen ger so væli harra formaður til viðgerðar er sum sagt løgtingsfíggjarlóg fyri tveyogtjúgu eg má siga at tá eg hoyrdi formannin tjóðveldið høgna hoydal í áðni so kom mær til hugs tað sum undirritaði segði við torbjørn jakobssen úr tjóðveldið í summar ella tá tá ið tá ið í sambandi við at torbjan jacobsen segði at sambandið segði danmark og síðani legði seg aftur á europa tá var tað tann viðmerkingin har er tað ikki soleiðis at tjóðveldi síðu mest eropar harðast tá alt kemur til alt g tað var í ítí sambandi við at mann segði at tað hevði verið so fantastiskt yvirskot í síðstu samgongu men við fullum blokki og vissi blokkurin var vekk soleiðis sum mann koyrdi fullvaljisleiðin út har sum mann kundi hugsað sær at hon var so hevði tað verið meir ena milliard í undirskoti bara fyri at seta tingini perspektiv at tá ið mann tosar um hvussu tungt mann eg sita á kassanum og hvussu nógvr pengar vóru so má mann eisini siga tað at mann
tók ímóti øllum tí sum takast kundi ímótir og mann minkaði ikki við einari krónu eg fari fyrst og fremst at við
gera mál sum hoyra til tær nevndirnar sum eru partur av og har eru øgiliga nógv góð mál og eg fegnist sera nógv um at vit í hesi samgonguni raðfesta tey bleytu virðini rættiliga høgt tá samgongan tók við settu vit okkum fyri at gera nógv innan fyri viðlíkahaldsvenjing endurvenjing reabilitering við vil seta tað høgt hetta fyri at brúka meira pening upp á fyribyrging og fyribyrging er lyklaorðið visti mann ikki skal enda í at tað skal bara økjast og økjast við eitt nú sjúkrahúsviðgerð og tað a kom inn á stovn og altso eg fyribyrging ótrúliga týdningarmikil sera nógvar pengar er settir av en ett heilsuøki og við átøkum fyri bæði tjúgu og einogtjúgu aftur í tveyogtjúgu og vit tosa um tíggju tals milliónir av nýggjum viðgerðatrygd tað var eisini av okkara vallyftum og tað hava vit saman við samgonguni arbeitt miðvíst fyri at fáa sett enn meira á skrá tar fyrstu tíðina hevu tað so verið við nøkrum skipanum nøkrum tekniskum skipanu nøkrum ktskipanum og tað fyri at fáa allar skipanir at tosa talskilt betri saman tí tað evr ein veldig trupulleiki og nógvir sett av til hetta endamálið rættiliga nógvar milliónir og tað hevur eisini gjørt tað at nú beginnir at líkjast tað at skipanir betri kunnu tosa saman bæði út til almannaverkið innan fyri apoteksverki og sjúkrahúsverki soleiðis at mann hevur eitt gjøgnumskygn felagsbíðilistir eru settir ifyrstu ferð tað er ongantíð verið felags bíðilistar fyrr soleiðis at mann kann síggja hvar ið bíðilistar eru hvar tað trýstir á man ikki kunna á mál sum landstýrismaðurn hevur sagt men mann arbeiðir miðvíst við tí og eg komin á mál innan fyri onkra grein soleiðs at mann sær hvussu mann útnyttar okkara sjúkrahúsvekk best bæði við suðuri og klaksvík og tórshavn endurvenjing á øllum trimum sjúkrahúsinum og tað styrkja vit enn meir í tveyogtjúgu við at seta tvær milliónir eyka á peningur er settur av til palidiatiónina sum er ótrúliga týdningarmikið sum mann fær sett allarbestu virðing rundan um ein sum sume ikki hevur møguleika fyri at fáa meira viðgerð at mann kann fáa tað virðiligt arbeitt verður eisini við eina krabbamatsætlan og so er tað eisini ein siskaðastova sum blívur til veruleika og barnaungdans sigiatriin verður raðfest enn meira enntað egn nú soleiðis at mann kann royna at fáa mann sigur pukkulin vekk og fáa bíðilistan burtur meira endurvenjing er sett bæði og viðlíkahaldsvenjing bæði innafið heilsuverki og innan fyrði almannaverkið og har má veruliga sett mann sigur ordiliga sett á skinnara fyri at fáa fólk at fáa tað betri bæði tey sum hava kroniskar sjúkur eisini tey sum hava sjúku og havi brúk fyri at koma fyri seg skjótt tí vælveran hjá tí einstaka kann vera í hástræti innanfyri gygdina harvi vit eisini styrkja og so arbeiði mánn við einum fólkaheilsustýri og so nakað sum eg havi fegnast almikið um tað er tað nóa norðdisk er komið aftur á skinnara tí tað va líka sumsparka út til horna men eg komi inn aftur á skinnara um atn arbeiði miðvíst við tí eitt annað sum er sera spennandi og og fantastiskt tað er tað mann fer fyrstu ferð nakrantíð setir eitt heim ella gera eitt heim klárt sum longu kann man sigur mann byrja vera inni á komandi ár til fólk við seindaraskaða og tað er longu í januar í trýogtjúgu g tað er fantastiskt ikki í komandi ár men fyrst í í í annað ár ha og har verða fimtan altso íbúðir eg var nemliga og og fylgdi við tá ið tá ið hetta er átakið og hetta eirt fantastiskt átak og og hett e eitt átak sum langt síðani skuldi verið komið langt síðani men hentan samgongan er setti sær tað á skinnara og tað hevur sæð dagsins ljós nú tað er fantastiskt tí tað hevur verið at vøra so ótrúliga stór manglurvøru eisini og har var bæði soleiðis at mann kundi búgva fæst mann kundi vera til eina longri umlatning eina styttra umlætning endá soleiðis at ein maki eisini kom koma har og vera saman við viðkomandi fleksibilitetur sum vil nakað og tað haldi er ein salskynssøga sum vit kunnu fegnast um og tá eg sonevni øll hesi tingini so so er tað tað sum retorikkurin er hvønn tann eg við einasta tman gloppar eitt media ta er hvussu asosial hendan samgongan er at mann er við at fara undir gólvteppi mast tú helst ikki tora at koma upp sasosialur er mann eg skilji ikki redorikkin at mann ikki kann vera upptikin einaferð at taka upp tær góðu søgurnar sjum hendan samgongun kemur við tað má vera tí mann ynskir tað soleiðis her er so nógv sum eg fari frá ætlan til handling í hesi samgonguni ting man e tosa um í áravís bústaðir sum hava skula komið og kanska skula komið so um mann sett handan bólkina kannhattar og hendan bólkin men tað kom ongantíð ein seymur í nakrastaðni og so sigur mann nú at jú jú men mann byggir upp á hvønn annan men tú mást tú mást gera nakað miðvíst fyri at seta í verk eg havi einki hoyrt um at skaða taar við sinleiðisskal eg arbeitt við fýra ár eingin arbeitt við tí tað er sanniliga tí eila

parkesovn og í klaksvík snakkar mann um nú í sambandi viðscelerosu saltskynssøgur ongantíð verður fyrr mann kann fara í eitt stað fáa uppat venjing endurvenjing viðlíkahaldsvenjing á einum stað miðvíst heilt fantastiskt og so tað s rósa samelsen eisini h verið inni á hvat við ein depil luknandi hvussu kann mann skipa tað soleiðis at fólk føla at tey fáa at tikið hondum viðkomandi og athetta er alt hent undan á hesi elt fantastiskt eg kann bara verða glað fyri at vera partur av hesari samgonguni innan uttanríkis mentamál eru nógv góð mál fleiri raðfestingar fróðskaparseturið fær fær eykar pengar so teir fáa møguleikar fyri at seta tveir flokkar inn í sjúkrarøktarfrøði teir fáa sett ktlesandi inn hvørt ár og so kemur enntá ein ælarútbúgving sum tað hevur verið spurt eftir í áravís eisini fantastiskt eisini eg komið eini ein serbreyt í suðuroy eg hugsaði um tað var bjarni hammer var snakkaði um niðurlaging hjá hesari samgonguni bara soleiðis at tú veit og tað var krisa tað burdi heldur verð væl í morgin fyri at fáa alt at ganga upp eina hægri oynd men men tann serbreytin í suðuroy eg veit ikkihví hon ikki kom fyri at tað mást setast nakað í verk tað má handlast má setast av og tað má og tað má líkasum seta nú starta vit tað haldi at hendan samgongan góð til og so granskingargrunnurin fær meira pengar at arbeiða við og tað tú kanst seta tveir flokkar enn sjúkrarøktarfrøði og eg vildi ynskt at tað kundi verið eisini til námbsfrøði har hevur landstýrismaðurin sagt tað skal líka kanna um tað kann koma ein flokkur sum kann arbeiða við innan barnagarðsøki og líka fáa finna út av tí kanska eru v eitt sindur greiðar á tí økinum áðrenn áðrenn fíggjarlógin kemur liðan soleiðis at vit hava greiðar tí tí tað er so stórur mangul men taðer ein salkins søga at fáa tveir flokkar tað ongantíð hent fyrð fantastiskt hetta r ein partur av tí øllum tí sum er sett á skinnara tíðin hjá mær beginnir at ganga undan men hetta vísir at vit handla og kanska í so ofta hevur tað verið ein ætlan og og um mann snakkar um mann mann roynir at finna útav men rokni arki eg so sera takk nemiligt tað er bara so tað hevur eisini verið mutin ímótir tað passar seg jú tað passar rokni arkið er takk nemiligt men eitt rokniarkevur ikki viðgerð rokni arki gevur nøkur tøl men tað er fyrsta ein bygningur er har at nakað fólkann far inn í og fáa ta viðgerðina og og landsstýrismaðurin og heilsumálium hevur eisini havt fleiri mál til dømis at at mann kann fara til skanningar um kvøldarnar sovorðir hví her tað ongantíð verið fyrr skannarin at verið har tú mást fáa nakrar nýhugsanir inn nakað sum tænir tí borgarin hjá okkum eingin keta er sterkr tað víkasta liði tað er ongantíð tað at e er sterkar ta víkasliðið og tí haldi eg tað er heilt fantastiskt at vit hava so nógv góð átøk vit skulu kanska duga at selja tað betri tað er nakað um tað men at vit hava so nógv góð átøk sum koma at merkjast hjá borgaranum runt landinum tað má vera tann besta søluvorða so pjøðist mær ikki nývæl tá ið tar koyri upp á tann mátan takk fyri harra formaður ja takk so er næstur at røða at landssýrsmaðurin er mentan og uttanríðismálin jens aræna ger so væltakk

haldi at ta hetta er verið ein góður dagur tað er mín kensla í hvussuser ta veri góðar røður o ili nógvar positivar góðar røður

einum øðrum plani men meni as eg meini tátá ið suðuroyartunlilim er er er tað sum mann kanna øsa seg mest upp um so er nokk ikki nógv øsa seg upp um tað má nokk kunna tulkast soleiðis tí mær vitandi og eg kann bara heilsa frá frá samgonguni og landsstýrinum so liggur hann í góðum hondum
tað er har er einki broytað tí økinum og eg droymdi ikki um at hann fór at blíva eitt eitt evni her í dag tí ja sum vit hava sagt fleiri ferðir allir formenn hava at lova tað var í salt valár í nítjan á vári
durði at at var tað tretivu ella træogtretivu tað skuldi tað var tað var málið og eg veit ikki at um at at tað er broytt so tað men lat okkum bara gleðast yvir at at okur hava ein góðan friðarligan dag í dag formaðurin fíggjarnevndini glaður fyri hansara røðu tað var forhelstin eisini yvir hansara fyrsti upptrakkan í útvarpinum táfíggjarnevndarformaður tá ið hann jeg kalla tað hann vardi vælferðina hann tosar um hetta her undirskot ella ikki steffan klein poulsen var eisini inni á tí kanska onkur annar eisini undirskotið eg yvirskot á fíggjarlógini altso tað er pinots at fáa eitt undirskot burtur ha tað klár okur øll tað er bara at taka og skerja nøkur prosent av av vælferðini so hava okur yvirskot á pappírinum men hvussu hava fólk tað tá hvussu hava fólk av sjúkrahúsinum hvussu hava tay tað í skúlunum hvussu hava tey tað á sosial økinum tað er nevnt at fáa eitt yvirskot men eg haldi øll onnur lond tey hava funnið út av at at mann má finna ein balansa har soleiðis at tað fíggjarliga ja tað siðr eru ábyrgdar fult men at tey sum liva í landinum og sum eru grundarlagið undir vælferðini at tey eisini hava tað gott og tað er týdningarmikið eg haldi at okur hava klárað at víst tað við hesi hesum fíggjarlógaruppskotunum fleiri hava nevnt innan fyri tað økið sum eg var av at okur hava uppraðfest nakrar útbúgvingar og okur gjørdu ikki bara upp á hvammbsvís okur bóðu me eina eina kanning frá frá búskaparráðnum og teir komu við einari kanning sum siga onkur kanska jamen visti ikki at teið manglaði fólk jú men altso mann má hava hagtøl í ordan fyri at kunna ja okur kenna jú alt tað bíbliska taðer tú mást tú má hava grundarlag í ordan fyri at kunna byggja a og har funnu okur so hagtølini við hvat hagtølinir søgdu um hesi økini vælferðarøkini serligani og tað hevur so gjørt tað at okur hava raðfest

har tekur mann upp annaðhvørt ár á setrinum til bakkilor og tað hava okur raðfest sis tað verður hvørt ár pluss tað at okur hava raðfest at kunna fara at taka ktverkfrøði á masterstigi og vissu onkur heldur at tað r er ak tað til so kann eg breva att hagt tað sum sigur tað at okur ír føroyum bæði enna fyri t almenna og privata brúka helvtina av tí brúka helvtina av tí talið av av útbúnum ktfrøðingum sum tey gera í londum sum okur vanliga samanbera okum við so tað sigur eitt sindur so tað eri glaður fyri at og eisini sum fleiri hava nevnt eisini ælingina sum nú er nú skal byrja og erur staðsett í í vestmanna onkur hevur eri ikki so glað fyri tað men eg hopi at tað tað verður fryðirivið tað eisini tí har hava okur jú æling í økinum og okur hava eisini ein skúla sum er ser skúligt til tað og ein væl útbúnan rektara á tí skúlan fiskivinnuskúlanum upprunaliga so spyrja fólk eftir jamen hvat við heilsuhjálparunum og har eru okur í gongd við at kanna umheilsuhjálparar og eisini eisini heilsurøktarar um tær boðar útbúgvingarnar kunna verða gjørdar sum ein lærlingarútbúgving og í tí sambandinum hava okur so ikki gjørt meira við við heilsuhjálparar uttan tað at okur royna at at fáa loyst tann spurningin fyrst sum er eitt eitt hjartamál hjá teimum at konvertera tað til eina lærlinga útbúgving og tað er sama ynski frá heilsurøktaranum eisini so tað kann okur eisini so er tað námsfrøðingar onkur varð inni av tí eg haldi at aksel johannesen var tað fyrsta sum nevnda fleiri hava nevnt tað hvussu við námsfrøðingunum hví havi oku ikki fingið ein flokk har og har eru okur í gongd við at gera eitt meira grundleggjandi arbeiði fyri at vita hvussu kunnu okur tryggja námsfrøðingar til dagstovna øki tað vísist sum at námsfrøðingar blíva útbúðinari men okur síggja teir ikki í nóg stóran mun aftur á á á tí økinum har brúk er fyri teimum á dagstovna økinum so at okur royna nú ella kanna nú um tað ber til at gera í staðin fyri at etablera tveir flokkar av tí sama og teir hvørva á serøkini og sovíðari at okur kanska kunna fáa ein lokk tann tann flokkin sum okur fáa afturat at tað er ein flokkur av námsfrøðingum sum er málrættaður til dagstovunuøki so tað er okur øgiliga spent uppá so okur hava ikki slept teimum upp á fjall og so langt frá okur arbeiði miðvíst fyri at tað sum okur gera at tað skal hvíla á einum røttum og góðum grundarlagi samstundis so royna okur eisini ella arbeiði kar eisini við at ella cetriarbeiðir teir billur um at arbeiði við ati gera tað møguligt hjá námsfrøði hjálparum tað er teir sum ganga á skúlan í hovi at námsfrøðishjálparar kunna uppstagast tilnámsfrøðingar eisini kunna fáa miritt fyri ta tíðina teir hava tikið sum námshjálparar og tað sama fyri heilsurøktarar at teir eisini kunnu sleppa lættari til at taka útbúgving sum sjúkrarøktarfrøðingar

tað var nokk aksel johanesen sum nevndi og fegnaðist um rásina at tað nú eg komið so so væl gongd tann útbyggingin har og tað gleðast okur øll iðuggir men samstundis so so er g eisindir keddur yvir at okur ikki kunna siga tað sama um miðnám á kambsdali men har eru stórar avbjóðingar farna samgonga hevði sstórar avbjóðingar tí at prísurin bara spolaði uppeftir støðgaði tí og okur hava bara upplivað at at tað gongur saman veg sjálvt um okur biðja um at fáa itt prosjekt sum sum sum kann svara til tað sum løgtingið játtaði av peningi sum vísa seg at tað er kanska tað dupulta í dag sum liggur á borðinum og tað so síggja at okur kundi fara í gongd við ta okur vilja ikki hava hvørki glasir ella hóbygninginum eina ferð afturat tann tíðin er er væl farin báði fyri okum í samgonguni men eisini andstøðun tað trúgvi okur mungu hava skil frá fyrsta degi av steffan klein poulsen og eisini aksel johannesen nevndi neyðhjálpina og menningarhjálpina aksel johanesen tosaði um kanska at okur kundu geva eitt sindur l koppseting í triðja heiminum og hetta við neyð menningarhjálp tað er ikki raðfest sjálvt um eg hevði ynskt at okur kundi fingið eina millión afturat í ár tað var mítt mál men eg fekk ikki raðfest tað skal mann raðfesta tað so hevði tað feri tikið skula tikið sæg av onkra aðrastaðni men eg fari at appilerað til til fíggjarnevndina um kanska at at koma til hjálpar teið plagdi vera óðførir til til sovorðni góð mál kanska fingið eina millión afturat á tí økinum

steffan klein poulsen nevndi nakað sum eg var glaður fyri hann nevndi burðaravlopið tað góða burðaravlop í føroyum og eg má líka taka aftur í tað tí tað vísir jú hvat ið í í í grundarlag sum sum føroyar eru bygdar á hetta her umsorganin fyri børnum bæði teimum føddu men so sanniliga eisini teimum ófødd tað er ein ein ein fyrimynd sum sum sum okur kunna verða glað fyri at vera fyri restina av av heimunum sostoltsum okur eisini skulu skula bera víðari og tað er tað sum er grundarlagið í uttanrikspolitikkinum hjá okum í dag tað er hetta her at okur eiga nakað gott okur vita at okur eiga nakað gott og at okur ikki skulu liggja upp aftur á og tak ímóti øllum tí sum kemur ínógokumuttan frammæ tvørturímóti vera so sannførd um tað góða sum okur eiga at okur fara úti heim at bera tað til onnur eisini á hesum økinum tað var vist eisini steffan kanska ikki løgið t at ati eg hófti meg við ymiskt sum hann segði okur kennast kanska eitt sindur væl men hann fegnaðist um tunlarnir bæði norðurin fjall og tunnilin til fámjin og lat meg líka siga at sjálvtum ikki mítt øki at tað er ómetaliga gott hetta her við eg haldi tað var var tað nei var tað løgmaður sum sum nú ver hann løgmaður bárður á steinielsen sum tosari um ær hetta her at at asfalt opp etong o so víðari tað tað kann eisini vera bleyt viður tí tað kann vera grundarlagið undir teimum bleytu viðini og tað er tað sama her visti mann hugsar um fámjinstunninuma har er ein bygd sum liggur har ein fantastiskt bygd vøkur og og vendur vestureftir sum tann tann einasta heður væl ha um mann hevur tosað og tosað og tosað og tosað og og einki gjørt men nú er tað komið so lagt at nú kunna tey síggja fram til at tey fáa sín tunnil og fáa heilt aðrar møguleikar fyri at at liva undir polla reynatúgvu koma inn á eitt øki sum eingin annar haldi eg hevur nevnt her í dag men sum er so týdningarmikið sjálvt um tað ikki akkurát hoyrir til mítt øki so fari eg eisini at nevna tað eg noteraði tað hann tosaði um hetta her at innflyta hoyggj og innflyta eplir hvat líkist tað og hann hartaði samgonguna eitt sindur at okur kanska ikki høvdu stuðlað tí økinum so nógv men eg trúgvi at tð etað er ein spurningur um um ein ein hálvningsspurningur sum sum so tað tað snýr seg um hjá okum í løgtinginum kanska í landsstýrinum our politikararin í heila tikið hvat líkist tað hann nevndi hoyggj hann nevndi epli eg havi lagt afturat kjøt bæði oksa og seyðakjøt hví i veruni skulu okur innflyta alt tað hetta hevur jú eisini nakað við burðardygdum við við við við umhvørvi tað grøna at gera altso at at at skip skula skula føra oksakjøt úni íselandi ella u australia ella ír íslandi tannsara skuld til føroyar altso brenna olju og goysa seogtvy út í luftrúmið tað eru ú ein vanvandalisma sum okur noyðast at gera okkurt við í í okur politikarar tí tað er óneyðugt tað er óneyðugt bæði oyggj og eplir seyðakjøt og oksakjøt eiga okur at kunna framleiða her í føroyum og har vit spara spara umhvørvi men tað er verri enn altso eg helt eina røðu fyri útnorðuráðnum í vági og og eg haldi at tey mundu bliva sjorkeraðir tá ið tá ið tá ið nættupp tosaði um hetta her at fara væl um náttúruna okr greidda teimum frá at tað er ikki bara kjøt sum okur innflyta altso tað eina tað eina ferð mai sum hevði tað lægsta boðið upp á at gera ein eitt havnarlag aftur hjá okum í føroyum hví hevði tað lægsta boðið tað var tí tey teir keyptu grót úr norra og sigldu tað til føroyar men hugsa um um cotvey roknskapin í tí v vat hvat líkist tað so har noyðast okur at fara inn ein pna og siga hvat ger hetta við hvat ger hetta uppskotið við umhvørvi hava eina eina ein ein teig afturat har mann krossar av er tað gaglist fyri umhvørvið vil ega ikki so takkpálla reynatygvur fyri at nevna hetta viktiga týdningarmikla

afturat sum eg ikki fekk raðfest sum eg fari at kanska øllum mjúggleika at einaferð afturat at at heita á fíggjarnevndina kanska at hugsa um og tað er er er ein sendistova í í washington nokk so stuttligt at møta amerikanaar og amerikansku politikaran og embætisfólkunum eitt tað fyrsta teir spyrja tað eru altso hvussu ber tað til at tit ikki ikki hava eina sendstovu í í í waschington mótsatt sum spyrja ísraelari hvussu ber tað til at tit koma her áðrenn tit koma til usa men forrelstin tað er so nakað heilt annað tann søgan tað verður ein ein stór sólskinssøga serliga hvat viðvíkur útflutningi sendistovan í telavif annars líka siga at eg veit ikkium eg fái júst meld meg til beinanvegin tá eg komi niður nú til til at siga meir og kanska svara upp á spurningar sum koma í løka degnum í morgin men eg veit ikki um ikki nái at fáa fáa orðið í morgin tí eg fái vitjan av danska uttanríkisráðharranum ok sulda aa fund seinnapartin so um ikki so takki eg fyri tað eru viðmerkingar her tað er tað fyrsta tager eydva jacobsen ger so væltakk fyri harra formaður í mínum innleggi so hevði eg nakrar tankar rundan um miðnámsskúlan á kambsdali og har eru ikki avsett tað sum mann hugsaði fyri at kunna fara í gongd við við at at við næsta byggistigi hugsaði bara at líka spyrja landstýrismannin á økinum hvussu hvussu tað eg veit tær kanska onkur nakað við prísi um nakað men hvussu hvussu sær tað út við tí prosjektinum kann kann jensaranaa landsstýrismaður siga eittlís sindur um tað við miðlágsskúlan á kambsdali í tí triðju útbyggingar á triðja byggistikgi har takk fyri frú forkvinna
sum eitt prosjekt sum skuldi kosta hvørj var tað áttaogtretivu milliónir ella tveyogtretivu átaogtretivu og hvussu er farna samgonga støðgaði tí tá ið tað var komið upp á seksoghálvtrýss milliónir og okur
og fór so spakuligar gongd við tað aftur og bóði um um um nýggjar metingar nýggjar útgreiningar og og ætlanin var sjálvandi at tað skuldi skuldi halda seg nilla í hvussu ikki fór langt frá tí talinum sum upprunaliga varð ætlað men síðsta fund okur høvdu tá var talið tvørturímóti tei var ikki farið frá seksoghálvtrýssum niður ftir men teiv kom upp á áttaogtrýss og og eg taldi sjálvur tølini saman eg fekk tað til tveyoghálvfjerðs men tey søgdu t tað var áttaogtrýss o tað gongur simpulan bara slett ikki so okur noyðast at taka eina okur munnu taka taka eina støðu í
tí í í samgongdini hvat okur gera við tað tí bara seta tað í gongd og lata tølini spola upp eftir tað byrsknum
ja takk so er ein viðmerking frá helgi abramsen ger so væl ja frú forkvinna ønú landstýrismaðuin skal hava rós fyri at hann eisini haldi eg hevur raðfest skilagott tá tað kemur til nýggjar útbúgvingar og tað er sjálvso at mann kann ikki altíð í senn og ta evrur saktans eftir gær námsfrøði útbúgvingina og nú nevnir lansursmani nakað um tað men eg fari at fari at spyrja landstýrismannin um um hann arbeiðir fram ímóti at fáa tí útbúgvingina raðfesta til næstu fíggjarlóg kanska hetta r inan fyri námsfrøði so nevni hnn eisini tí at vit innflyta eplir og seyðakjøt og alt hetta her øh seyðakjøt innflutaðust millum annað úr íslandi og tað kemur undir hoyvíkssáttmála sum landsstýrismaðurin sjálvur umsitur tí fara spyrja hann um hvat hann ætlar at gera við tann spurningin tkja takk jens arana ger sovæl ja námsfrøðingvir kur taka námsfrøðingarnar fyrst o seyðakjøtið aftaná so um tað verður til til til næstu fíggjarlóg tað verður tað so íhvusu

kanska kanska eydnaðist at at fáa gongd at tú áðrenn meðan eyka fíggjarlóg við se góðu vilju til tað at koma um gongd kanska komandi summar við einum einum flokki afturat men okur stríðast í hvussur fyri okra øki og verðu tað ikki tá so so er málið at tað verður á næstu fíggjarlóg viðvíkjandi seyðakjøtunum úr úr íslandi so havi okur ikki fingið loyst tann spurningin men okur arbeiða við tí ja takk so er tað annika olsen eina viðmerking eg hug
cskal eg spyrja mentamálaráðharrum jenisarana
um hvussu tað gongur við málinum um løn undir útbúgving til eitt nú heilsuhjálparar jenis a rana og eg sjálv tá eg sað sum borgarstjórar høvdi eitt øgiliga gott samskifti um ati at veita netupp hesum bólki bæði hjálparum og røktarum at tey fáa løn undir útbúgving og tað bleiv so sent til útbúgvingarráðið til nærri viðgerðar og sum eg skilji á lanum so eri tað komin á mál við teirri viðgerðini su eg kundi hugsað mær at vita hvar tað liggur illa um landstýrismaðurin ynskir at seta nakrar pengar av til endamálið í í fíggjarlógini soleiðis at mann kann koma í gongd tað er væl ein av tingunum sum kunna bøta um viðurskiftini og rekroteringina av heilsuhjálparanum ja takk jensarana ger sovæl tað vóru heilsuhjálpararnir sum komu við hesum ynski fyri haldi hálvta ann ári síðan oar sovorugt okur høvdu fund við heilsuhjálpararnir og okur høvu fundr við við býráðið eisini
sum hevði havt fundið heilsurøktararnar um hetta og eg haldi at tað er ein øgiliga positivur vilji til at
leitsendir spurningina upp á upp á tann mátan at tey teimum verður tryggjað løn undir útbúgvingini og og soleiðis hava tey sum møguleika fyri at vera tættar kanska tilknýtt til til kommunurnar og til til økjar síðani er tað hent at ja síðani hendi tað at at tey tey líka sum bóðu kunnu steðga á meðan koronan leikaði mest á men hava so meldað aftur at tey vilja fegin tað og heilsur røktararnir hava gjørt tað sama tey ynskja fegin at at fáa somu skipan so er arbeiði við tí og og eg vænti at tú koma mál við tí ja takk næsta viðmerking er frá jóhannes joensen gjørt so væl takk fyri ja landsman tosaði um at fáa námsfrí
ina stílaða til barnagarðsøkið
so fóri at hugsa um um mann hevur sama ætlanir við læruútbúgvingina at honn skal vera meira ítøkilig og meira tengd at fólkaskúlanum hon er kanska til summi spilja við at tað blívur for akademiskt eg eg veit ikki hvat ið planirnir eru har mann ætlar t endurskoða hana í øllum førum ætlar mann at hvussu ætlar mann at taka tað ella at samskipa tað arbeiðiðtakk fyrija takk jensarana ger sovæl summi spyrjarin veit so eri so hava okur ætlanir sum eru komin ja t liggja borðinum í dag í dag liggur á mínum borði har upp eg skilji eitt tilmæli um hvør ið skal manna ta nevndina sum skal gera nýggja fólkaskúlalóg so tað kemur sjálvandi at at eisini at at vera ein dybatt í í
í tí nevndini sum er serkøn innan fyri skúlusum
so víðari um hvat mann um mann skal gera broytingar í í læraraútbúgvingini men samstundis hava okur í gongd ta eksternu kanningina sum verður gjørd á setrinum altso tríggir útlendskir ekspertar er í gongd við at gera eina eina regluliga kanning sum verður gjørd gjøgnum árini har ið læraraútbúgvingin er ein partur av tí eisini so har hendir nakað ja takk so er tað erhard joensen ger sovæltakkfyri
frú forkvinna
og eg vil bara líka siga til landsstýrismannin gjøgnum forkvinnuna at eg haldi at landsstýrismaðurin hevur raðfest útbúgvingarnar klokt tað er sum hann hevur sæt á stovn nú ella tað er sum hann víðkar men spurningurin hjá mær var faktiskt í í tráð við tað sum annika olsen spurdi um at her við lærlingarútbúgving til hjálparar við røktarar og um hesa merittuskipanina til til hjálparfólk á nálsfrøðiliga økinum hvussu langt er tað arbeiðið komið og og eta nakað sum ekann kann rokna við kemur kemur ígjøgnum takk fyrija takk jensarana ger sovælja tað arbeiði er í gongd bæði á setrinum og eisini hetta her við við lærlingarútbúgvingini í í útbúgvingarráðnum millum annað og millum kommunu og og mentamálaráð og eg havi ongan illgruna um at tey ikki koma á mál tar ætlanirnar ikki koma á mál tað og allir partar eru eru
eg eri við uppá at gera nakað við tað tað er tað besta
ja takk so er tað jaspur langoard ger sovæl ja takk fyri frú forkvinna eg haldi at tað er nógv spennandi akkurát innan fyri hetta her øki og kanska er tað ein ein ein útbúgving sum er persónliga og trúgvið nógv við mær eru serliga glað fyri tað er hendan her nýggja aliútbúgving tað sum eg veit bæði at havbúnaðrarfelagið og nógv onnur sita kanska spurt mastekin við hví leggur mann hesa útbúgvingin í vestmanna eg veit væl at har er gamalt tað var ein fiskivinnu útbúgving í vestman hon er ikki har og ælingin í dag er nokk so sentrerað um norðoyarøki tað vl seaðí eysturoynna og klaksvík um um tað ikki hevði verið nógv meir natúrlig
at at tann útbúgvingin kanska lag
lá í tí økinum tí tað eru nógv flest fólk sum arbeiða inn á bjarnarvinna í tí økinum takk fyri ja takk hin sá rana gera seg væl hvat ið hendi visti hon bleiv løgd í klaksvík hvat ið eyði eysturoyggjur segði og visaðversa men ja eg veit at tann tann bólkurin sæt satan ein bólkur niðri og gjørdi at álit um um hesaða útbúgving
a hvussu útbúgvingin skuldi vera og so komu tæir við einum
køláin svari um hvat ella tilmæli um hvar hon skuldi liggja og eg tonkti beinanvegin hví eru tykkum menn fyri at skriva hvat tykkum meina orsaka meg soleiðis var tað høvdu teir skrivað akkurát hvat teir meintu so kundi tað væl verið at at at okur høvdu havt eitt eitt størri innsettamang til at til at lækta aðrastaðni inn inn enn hon bleiv løgd men men hinvegin haldi eg ikki at tað tað eigur ikki at vera problemið tað má eg siga eg haldi nú skulu øll vera glað yvir at yvir at hon er komin í gongd og at hon liggur í vestmanna tað har er ælingur vestmanna og har ein fínur skúli og ikki minni ein rektari sum hevur skil á tí økini
útbúgving
ja takk so er tað tordur niclasen ger sovælja takk nú hevur landsstýrismaðurin í svari til anikaolsen og erhard joensen svarað tí sum eg faktiskt ætlaði at spyrja um men fortreytin fyri einum væl virkandi heilsuverki og og eldra øki somuleiðis tað er tbúgvi starvsfólk og tí vil eg takka landsstýrismanninum at hann hevur raðfest hetta her og tað var í tøkum tíma tí hetta við demografiini framrokningum tað er ikki nakað ókent tað hava menn politikarar vitað um í nógv nógv ár hvussu tørvurin á heilsustarvsfólki fór at vera bæði enan fyrð eldraøki innan fyrið sjúkuahúsverkið men tí eg verði heta hr gjørt í tøkum tíma og tað skal landsstýrismaðurin hava takk fyri ja takk landsstýrismaðurin gersovæltakk fyri tað og takk fyri tað torrdur niclasen eitt sum vit kundi kanska nevnt í tí tí sambandi tað er at okur arbeiða eisini við einum einu bein afturat og tað er at fáa førleika mett tey sum hava arbeitt leingi innan fyri hesi økir til dømi
bruns fólk sum hava arbeitt sum á heilsuhjálparar í í í nógv
ára tey hava stórar førleikar og og sum kunna blíva mettur um og og og tey kunnu fáa miritt fyri tað og fáa eina eina skjótari atgongd til til til skeiðir og sovíðari eitt annað tað er at at í dag hava tey sum sumheilsurøktarikki atgongd til skeið úti á setrinum sum tað havi eg faktiskt ikki verið verið greiðir yvir fyrr enn okur høvdu ein fund í gjár við tey og summi sjúkrarøktarfrøðingar annars fáa og tað tað dugir ikki at síggja nakar rationaliga í tí sjálvandi skulu tey hava møguleikar fyri tí ja takk so er tað rósa samuelsen ger sovæltakk fyrihar formaður
undirhildum
frú forkvinna orsaka takk til jens arana landstýrismann fyri tær raðfestingar sum eru gjørdar innan fyri serligani møguleika fyri hægri útbúgving og meira útbúgving eg ætlaði at spyrja landsstýrismannin í samband við at ofta verður ført fram serliga niur í miðstaðar økinum at tað er trupult at fara suðuroyar til skúla um mann hevur umhugsað at heilsuskúlin í suðuroy hevur fjarlestur soleis at fólk aðrastaðni frá serliga kanska tey sum eru lærlingar í ein vissi mun kannvera við á netinum tað er tað sum kanska serligat mistaðarøki sum spyr eftir tí ja takk landsstýrismaðurin ger sovælsvara soleiðis pá handan spurningin attað e hevði verið skilagott eg fari í einfallað øllum løgtingsfólkum og øðrum sum kanska hoyra at fara inn á heimasíðuna hjá heilsuskúlanum í í í suðuroy fara inn á heimasíðuna og seta seg at lesa hvussu tað gongur fyri seg altso ein heilsu
viðhjálpari og eina heilsurøktari fimtan viku
kur og tveyogtjúgu vikur afturat er útbúgvingin men vist mann setir seg niður at hyggja hvussu valútbúgvingin er til rætta løkt soleiðis at tað skal bera til at at vera í suðuroy tað er heilt genialt altso smyril kemur suðursoleiðis tey kunnu vera á skúlanum mánamorgun klokkan ellivu og eingin útbúgving byrjar fyrr enn tá og og so kunnu tey fara heim hóskvøld og hava gera uppgávur á netinum fríggjadag og og ein stórur partur av av av av útbúgvingini er ikki teoretisk hon er úti í í í úti á á á stovnum og
suððari og sjúkrahúsið og svíðari so smá fara at legga
hjá saman so eta ikki tann stóra tíðin tey noyðast at vera burtur frá millum annað sínum børnum so víðari so eg haldi hatta er gjørt til ein størri trupulleika enn tagur ja takk so var hetta umfarið liðugt næsta røða er elsbett mersetis gunnlaygsdóttur ger sovælja takk fyri harra formaður forkvinna orsaka heg vil siga eg haldi at hetta er ein hugalig løta atstanda her í dag og kunna greiða løgtinginum frá og føroya fólki at mann hevur havt møguleika til at gera nakrar raðfestingar sjálvandi mann mann kemur man sigu tað tað er altíð nógv eftir tað er ikki tað men at mann hevur havt møguleika at gera nakrar raðfestingar og sum landsstýriskvinna í almannamálunum øskal eg skunda mær og siga at eg havi nógv at takka hesi samgonguni fyri sum hava stuðlað rættiliga væl undir at at mann er komin so langt og at mann hevur havt møguleika at raðfesta hesi tingini øhtá ið tað so er sakt so haldi eg ii
eisini at alt løgtingið hevur altíð verið rættiliga positivt tá ið tað kemur til
tað almenna ella til málini hjá almannamálaráðnum tí øll vilja at tey sum verða rakt av ymiskum at tey skulu fáa so góða hjálp sum ta høvur ber til

tað sum eg haldi vera stórt og gott tað er tað at nú hava vit mansi koyrt javningina út í lívið soleiðisnar atfólkapensjóni og aðrar veitingar tað verða javnar við tvey komma null fimm prosentum og tað er so fyrstu ferð síðani tvey túsund og fjúrtan at vit gera tað g tá so kundi eg kanska bara fyri stuttleikari bara nevnt eg ehavi ein sovorðan sema her ella tabell sum vísir ati í tvey túsund og nítjan tá fekk ein ógifti fólkapensjonistur livu sum ikki hevði nakað annað sjálvandi ellivu túsund tvey hundrað og seksogfýrs krónur er uppbetalt og í tvey túsund og tveyogtjúgu fer hann t fáa tólv túsund og sjey hundrað og einogfjøruti krónur er uppetalt og ein giftur fer fekk í tvey túsund og nítjan níggju túsund g seks hundrað og trýogfjøruti krónur í tvey túsund og tveyogtjúgu altso komandi ár verður tað ellivu túsund og fimmogtrýss krónur so hetta er ein munur upp á fjúrtan hundrað og hálvtrýss krónur har á leið hje einum ógift sirká fjúrtan fjúrtan hundrað og fimmoghálvtrýss og jen giftun fjúrtan hundrað og tveyogtjúgu so hetta er hetta er virkuliga eitt gott stig á leiðini fólkapensjón hon er hækkað í fleiri ár og nú haldi eg eisini at

hon beg veka seg rættiliga tætt ímóti einari vanliga arbeiðsmannaløn sum ein arbeiðsmaður færð uppetalt um

eg skal greiða eitt sindur frá raðfestingni hjá mær so vita vit øll tí vit øll eisini tóku undir við lógini um almannatrygd og tænastur at har hon fór at kosta og mann fór at raðfesta ígjøgnum fleiri ár tí at tá tosaði man um tá ið mann var komin upp har til sum mann skuldi so snakkaðan um hálvfjerðs milliónir men sjálvandi tað tekur nøkur ár her havi eg so raðfest endurvenjing og tað er so raðfest eisini gjøgnumnønøkur ár og nú er mann komin á mál við tí og velíkahaldsvenjing tað er eisini raðfest við tveim milliónum tað vil siga nú eru so sett tær fýra milliónir av og har verður man sia ta vit snakkað um viðlíkahaldsvenjing vit hava so ofta hoyrt um hetta her við at fólk sum koma út fyri einum tað vki tað kundi verið so hent at tey finguð eina heilabløðing ella blóðpropp ella hvat tað skuldi vera ella ein eitt óhopp ati tey eru í niðri í mánavís og so tá ið tey koma heim so hevur tað ikki so hevur tað manglað tað við at halda seg viðlíka mn tú kemur har til at nú fáa vit ikki hjálpt tar meir men nú mást tú halda hesar førleikarnar vlíka og tað hevur so manglað og tað er kominð upp á pláss við garvstøðar lógini um almanatrygdtænastur og kunngerðin er eisini komin p á pláss og nú er so fýra milliónir settar av til tað og tað er nokk so hugaligt eisini at kunna siga at við í tí er eisini taluvenjing hon er við í hesari viðlíka viðlíkahaldsvenjingin í tí kunngerðin umfatar eisini taluvenjing

duni er eisini raðfest seks hundrað túsund krónur og tað er í samband við ati virksemið er í suðuroynni og tað byrjaði í ár og fyri at fáa eitt arbeiðs arbeiðsfólk afturat so hava vit sett seks hundrað túsund krónur av í ár og tað var eisini tað sum tey ynsktu so tað gleðist eg øgiliga nógv um at duni eisini kom til suðuroyar tað tað veit eg at fólk er rættiliga glað fyri

móttøkuhús tað er tað er verðið snakkað ella mane hugsað og tosað um eitt móttøkuhús í áravís og nú havi eg so sett raðfest tað og eitt móttøkuhús er fyri harðskapsrøkt menn og kvinnur bæði tvey bæði kynini og tað tað vísti seg í samband við eina kanning sum bleiv gjørd í tjúgutjúgu at vit eru ikki eitt hagkfrægari enn í okkara grannalondum og hetta var so nakað sum eg gjarna vildi g hon bleiv tað var ein framløga nú í einogtjúgu várið at tað var eittgott hugskot við móttøkuhúsi og tað hevur mann til dømis í íslandi o mann hugt eitt sindur eftir hvussu tað er har og tað er

kann so ikki fara meira í gongd við hesum her sum so áðrenn løgtingslógin er samtykt til komandi ár verður tey ver hetta til veruleika ella tekur mann undir við teg ella ikki og eg vænti at at hetta fer at fáa upplakning frá løgtinginum so mikið valhaldi eg kenna tey ella tykkum

so hugsi umsjúkradarpengar tað bleiv gjørt broytingar í seinastu seti hog eg havi so havi so arbeitt við einum lógaruppskoti um at víðka tað eitt sindur meir soleiðisnar at fólk sum varða rakt av sjúku í dag er tað soleiðisnar at tey kumu verða fevnd av lógini um sjúkradagpengar fjøruti vikur og so mugu tey úr tí skipanini og tað kann kosta teimum nógv fíggjarliga fyrst er mann sjúkur más stríðist við tað og so aftan hesar fjøruti vikurnar so so er tað eisini ta fíggjarlimur skal berjast við og har gera vit tað soleiðis er ætlanin og har eg er komin langt við uppskotinum at mann kann verða sjúkrameldaður í ístaðin fyri fjøruti tveyoghálvtrýss vikur og so hetta her við visti tú verið røktur av onkrari sjúku vit kunnu taka til dømis krabba at tú kanst vera sjúkur meir enn fjøruti vikur meira nn tveyoghálvtrýss vikur rættiliga leingi áðrenn tú ordiliga kemur fyri teg aftur at í slíkum dømum at mann verður fevndur hesa skipan inntil mann veit um viðkomandi kemur arbeiðsmarknaðin aftur ella ikki so hatta haldi

ráðgevningin niðri hevur eisini gjørt vart við hetta og tað eri eisini takksom fyri at at at tey gera vart við slíkt soleiðis nær mann kann fara í holt við tað serliga tá ið mann hevur upplakning til tað hog so eisini hetta her við mann hevur hoyrt e e minnist serliga tað var í fjølmyllum um fólk sum høvdu eina útróðrarbát og har skal so ein stjóri vera og so var hann kundi hann ikki tekna eina trygging tí hann var stjóri og onkurt skuldi vera stjóri sjálvt um hann var við hesum bátinum akkurát sum allir hinir menninir og hetta her við ati tá ið tað eru hesar smærru fyritøkurnar og har her ger mann so eina broyting í soleisinar at viðkomandi kann tekna eina trygging soleiðisnar at hann sjúkradapepeningalógini og kann fáa ta upphæddina frá dær eitt so tað ertað er eisini eitt gott stig á

eg havi eg havi valt bara at taka greiðað eitt sindur frá raðfestingunum innan fyri hetta økið hjá mær so eg hopi at tit taka tað bara ja ikki fyri meira enn tað er sum ikki halda at eg bara standi

sum mann hevur tosað um tað er at fáa gongd í byggjaríir her serlga her í havn tað vóru man var í gongd við eitti heim ella íbúðir til fólk við serligum avbjóðingum menningartarn oguppi í mýrini og tað er so tað er farið í gongd og tað koyrir sína gongd og tað r rer pláss fyri átjan fólkum at búgva bæði tey sum eru friðarfyri og verri fyri og eisini heimi úti í kvíggjartún sum er til ung og børn við autismu at tað er eisini farið í gongd tað er eitt sindur hugaligt at kunna fortelja tað so eg og so er tað tað síðsta sum er um mann kann siga tað so spakin ikki settur í tað er úti í reynstún tað er til fólk við tað kundi

fólk sum er rakt ella sum eru harðsrakt í menningartarnu fólk sum búgva úti í eiðrargarði

viljan til tað so kunnu tey flyta út í sløkt heim hetta er faktiskt eitt meir ella minni eitt røktarheim til fólk sum eru rættiliga illa fyri og tað vóni eg at tað fær í gongd fyrstu komandi ár fyrstu komandi ár kanska várið ja og tey eg kann siga at tað verður arbeitt hært við tí í

hso er tað eg haldi tað ger einki at eg eisini nevni heimi í klaksvík skálagarður sum eru tað fyrsta av sínum slag í føroyum har fólk sum eru rakt av seinheilaskaða at tað verður bygt ett heim øsum verður innrættað júst til hesi fólkini og eg haldi edva sum greiddi frá edva jacobsen sum greiddi frá

tekur búgva har í styttri tíðarskeið eitt longri tíðarskeið og tað verður møguleiki fyri uppvenjingum og slíkum ogm mann fer at samstarva við klaksíkar sjúkrahús tað er ætlanin hvørsfall og tað vænti eg eisini bera mál

tað má kalla tað framtíðar fulltrú tað hevur mann øðrum londum nú fari eg til nakað heilt annað tað er soleiðisar attað fer at geva fólki møguleika meðan vit erup á tað besta ella við før fyri attaka eina avgerð at bestemma at vissu ið eg verður rakt av einum øllum oðrum soleiðis eg ikki verður fullførd so skal tað vera nøkur ávís fólk sum taka sær av mínum fíggjarligu tí fíggjarliga hjá mær og tí persónliga altso tað kann vera soleiðisnar at onkur tekur sæ av tí fíggjarliga onkur annar tekur sær av tí persónliga so

mann kann eisini velja fleiri til tað sama so hetta her er hetta er fyri at sjálvvgrðarrætturin skal styrkjast og eitt eitt alternativt til verjumáli hetta her bestemmar mann áðrenn mann er komin illa fyri og ikki klárar seg

aftaná men áðrenn ikki som víð verjumálinum tá ma man seta inn so hetta

líka hug at viðmerkja tað at rut vang konu segði í talu síðuni at hetta her við at mann er so øgiliga spentur til at byggja nýtt og tað passar tað er vviteru rætliga spent at byggja nýtt líkasum hetta viðlíkahald tað var knappso spennandi og nevndi eg haldi hon nevndi eisini at að v kanska tað var tí at tað ikki gav so nógvar stemmur og har havi eg hug at eg skal ikki mótmæla men eg havi hug at viðmerkja í hvørfald tað at vit hava sett trýogtretivu milliónir av akkurát til viðlíkahald av almennum bygningum og tað he mann líkasum bestemma seg hvussu tað skal farast fram og tað koyrir sum tað skal stórtra haldi so tað verður trýogtretivu milliónir upp á fýra ár so so vit hava ikki lagað tið latið síðuni í so máta

nú er tíðin við at fara og eg havi hug at bveka meg inn á eitt øki sum ikki var av beinleiðis tí landsstýriskvinnan í almannamálum men eg havi arbeitt ella verið her løgtingið nógv ár og gjørt roynt at gjørt hvat tey hava kunnað og saman við nógvum øðrum at nú at at tunlarorinfjall blíva eisini til veruleika og av fyrsta skoti var nú ikki vig hald tað seinastu viku so tað er eisini at fegnast um takk fyri ja takk her vóru onkrar viðmerkingar siri stenberg var tann fyrsta ger so væl takk fyri frú forkvinna ja eg haldi at tað eru nakrar raðfestingar sum sjálvandi øllfara at taka undir við duna øhaldi eg verar gott at tað er sett á stovn spurningurin er um tað er lagt upp til at mann kann víðka eit lí sindur um tað virksemið tí tí at tað vóru ikki so eliga nógv fólk sum komu í at beginna við men forseta tað sum tað er nú ella eta er játtanin hækkað til einkomandi ár h tað er taðn ein spurningurin og so er hitt við fólki undir sjeyogtrýss sum til dømis tað kundu hava t mens sum er uppgáva hjá landinum taðvur verið ein ein trupulleiki í áravís ella t verið líka sum eldrarøkt sum bleiv lígd út at tey fólkini í veruleikanum at vera í ongamanna á landi í hvørfalli nøkrum økjum og mær vitandi er einki tilboð í suðuroynni til tann málbólkin tað kann eisin gott vera til støðaner afrár líka ring í øðrum økjum men men onkur dag tilboð er so komin onkrastaðni men er ætlanin at gera nakað við tann málbólkin altso hjálp gera nøkur tilboð í suðuroynni fyri fólk undir sjeyogtrýss og er hetta tikin við í eftirmetingini á eldrarøktini tann eftirmetingin má væl vera komin um
ja takk landsstýriskvinnan ger so væl
ja takk fyri harra formaður sirostemberg spyr um duna í suðuroy og tað bleiv biðið um seks hundrað túsund krónur til at fyri at víðka tilboðið og eg havi sett tær seks hundrað túsund krónurar av tí at eg haldi er so øgiliga viktigt at duno er mann sigur so broytt úti yvir alt landið sum tað yrhøvur ber til tay gera eitt rættiliga gott arbeiði og har hava eisini fólk møguleika at fara sum er raktarti menso og skulu rosið so men tá ið hon t ið sigur sterberg spyr deg rekta um der menn so kann eg siga at har havi eg eisini raðfest til umlætting til demens ja takk fyri ja takk so er tað rósa samvælsen ger so væl ja takk fyri halda vit kunnu bara fegnast um tær raðfestingar sum verða gjørdur
har eru nakað sum vit øll brenna fyri eg fari at spyrja landsstýriskvinna um
hvussuta gongur við tí arbeiðinum endurskoðanii avt góðu tilgongdini um tað verður eisini nakað sum verður raðfest í hesum her arbeiðinum ja takk landsstýriskvinnan ger sovæl ja takk fyri harra formaður tann tann góða tilgongdin tað er tað er nú ein tíð síðani man byrjari upp á tað og tað er ella hevu verið ein sose og tað er nakað sum mann eisini vil raðfesta ja takk fyrija takk so er tað edva jacobsen ger so væl takk fyri frú forkvinna tað er ómetaliga nógv eisini innan fyri almenna øki sum verður raðfest og tað eru øgiliga góð átøk og og tað síðsta við tí at mann mann fær
frá fyrsta januar í trýogtjúgu eitt heim til fólk við seinlagsskaða tað er nakað sum
veruliga hevur verið ein mangul verður mangul uppá tað sum tað er eisini ein avbjóðing við í nógvum førum tað er at samskipa teir ymisku tænasturnar og er tað arbeiðið líka sum mann hugsar um at samskipa millum heilsumálaráð og almannamannaráð og so eisini tey sum

við tí tað var pátal ati at arbeiða við at seta ein ella arbeiða við at fáa kannað økið er nakað morgun í gongd vi tí hetta her við at samskipa tænasturnar ssten eisini stendur í í tí nýggju tænastuma
navnsstýriskvinnan
ger so væl ja takk fyri harra formaður tað at samstarv havur vist man ikki samstarv verið so samstarv og so haldi mann kampakasaði altso tað má vera altso alfa og mega í øllum at tað verður eitt samstarv og tað er heldur ikki av ongum at tað stendur desidera í lóguni um lógin um almatrygd og tænastur um at almannaverkta sum eg varii av at tey skulu samstarva so tað tað haldi eg at mann setti rættiliga fokus á takk fyri ja takk so var hetta umfarið liðugt næsta røða er ingilín didriksen strøm ger tað takk fyri fyri enn fíggjarlógina fyri tjúgu tveyogtjúgu komið nakað út á dagin takka tað eitt sindur yvirorðnað so sær tað jú í heila tikið pent út á yvirflatini tað var eisini gott at hoyra landsstýrsmannin í fíggjarmálum sum glaður boðaði frá at
nú hevði hann vent undirskotið
til yvirskot men tað er bara tað at undirskotið tað átti jørgun niclasen jú sjálvur so eg veit ikki hvussu nógv rósan skal hava akkurát fyri fyri tað góðar tíðir og tað at tann føroyski búskapurin er komin skjótt fyri seg skjótari en mann roknaði við nú í korona farsótni tað eigur at merkja at vit hava eitt yvirskot á fíggjarlógini búskaparráðið tey vísta á at vit eiga at hava umleið hundrað og hálvtrýss milliónir í yvirskotið í tjúgu tveyogtjúgu
men hyggja vit eftir tølunum so síggja vit at vit hava eitt avlop á fimmogtrýss milliónir krónur
men har varð vi so eisini líka noydd at leggja merki til at her er eitt serstakt vinningsbýti íroknað og so eru tað nakrar løgur tvey hundrað og vnei tvey hundrað og sekstan milliónir sum verða fluttar fram og tekur mann alt tað við í tað samlaða roknistykkið so fáa vit jú eitt undirskot í heila tikið so er tað eitt lítið sindur sum tá ið mann hevur minus á kontuni allar mánaðar uttan tann mánaðin tá ið mann hevur føðingardag tað kennist gott men tað er ein stokkut kensla sum ikki er varandi tað serstaka vinnusbýtið tað halda vit í javnaðarflokkinum at vit skulu leggja í ein búskapargrunn at vit skulu leggja tað til síðis heldur enn at leggja tað inn í fíggjarlógina tí vit mugu hava nakað at standa ímóti við fyri at tryggja vælferðina í framtíðini í íverri tíðum vit hava hoyrt frá millum annað formannunum í fíggjarnevndini og eisini landsstýrismanninum í fíggjarmálum at fólkavøksturin í føroyum tey seinastu árini tað elvir til undirskot ella fleiri útreiðslur tað er rætt at fólkavøkstur hevur øktarútreiðslur við sær men fólkavøkstur hevur sanniliga eisini øktar inntøkur við sær visu vit hyggja eftir tølunum fyri tilflytingina so er tað sjónfyri søgn at tað er serliga bólkurin av ungum sum økist tað vil siga t tey sum eru ímillum sekstan og seksogtrýss ár og tey fólkini tey arbeiða tey betala skatt og avgjøld og eru eitt íkast sum heild til samfelagið so eg haldi at v tað er betri at siga heldur enn at siga at tey eru eitt undirskot og hava øktar útreiðslur við sær so haldi at eg betri at siga at vit taka væl ímóti teimum sum ynskja at vera ein partur av okkara samfelag tey skulu vera vælkomin og ikki eru ein byrða men heldur gera okkara land ríkari bæði so so ikki bara í krónum og oyrum men eisini í inspiratión og nýhugsan til okkum sum ganga her í okkara egnu verð dag um samanumtikið tá vit hava góðar tíðir sum beint nú so eigur mann at seta av til síðis til ringa tíðir og tað er ikki tað sum mann ger her heldur øvugt so ynskir mannja so brúkar mann faktiskt meira pengar og ynskir mann at brúka meira pengar so er tað eisini alt í lagi men so má mann eisini taka fleiri pengar inn tað sigur seg sjálvt tað ger mann ikki

tey seinastu tvey árini ella tær seinastu fíggjarlógirnar sum vit hava viðgjørt síðani síðan eg í øllum førum koma í løgtingið so havi eg eftirspurt tað síggi hesier føgru orðini hjá samgonguni um at føroyar skal hava ein framfísnan orku og umhvørvispolitikk endurspeglað í bæði tí generella politikkinum men eisini í fíggjarlógunum sum hava verið lagdað lagdar fram tan níggjunda august í ár so kom nýggjasta veðurlagsfrágreiðingin frá veðurlagspanelinum hjá st eg havi sagt tað fyrr veðurlagsfrágreiðingin hon í grunda á á gransking um allan heim og niðurstøðan og er púra greið at tað sum fyrr var nakað sum vit hugsaðu um kanska fór at koma ella sum mann ávaraði um kanska fór at koma tað eru vit mitt í nú veðurlagsbroytingarnar tær eru her tær eru mannaskaptar og tær raka við øll øki í heiminum eisini heima hjá okkum og ein og hvør øking í miðalhita hon fer at hava enn ógvusligari avleiðingar við sær í frágreiðingini har stendur faktiskt beinleiðis at høvini súrga tey hitna og missa ilt og at tað fer at hava stórar avleiðingar fyri strandalond og fyri øll okkum sum liva av tí sum er í havinum tiltøkini tey mugu koma og tey mugu koma beinanvegi annars vera avleiðingarnar ótolandi fyri okkum ja kanska men enn meira fyri okkara børn fyri okkara ommubørn og fyri okkara langommubørn landsstýrismaðurin hann hevur í ár fingið sett tær eina komma átta milliónir av til at kanna orkukeldur og tað er meir enn nakað annað ár eg blivi sett av tilveðurlagspolitikk meðan eg havi sitið her men eg ivist og eg ivist heldur ikki í at tað fer at koma nakað gott burturúr akkuráttí men í mínari verð so er tað langt frá nokk tá støðan er sum hon er tí at vit vita atað er ein risastór avbjóðing hon er beint frammanfyri okkum tað er eitt arbeiði sum skal gerast og arbeiðið skal gerast nú og vit vita longu øgiliga nógv ting vit vita hvussu vit hita bygningar uttan útlát vit vita hvussu vit kunnu fáa eina bilpark uttan útlát vit vita enntá eisini nógv um hvussu vit kunnu fáa skipið bátar sum hava munandi minni útlát men her eru ikki pengar settir av til at skifta bilarnar hjá landinum út við elbilar ella at skifta allar oljuføringarnar út vit hava ongan veðurlagspolitikk enn heldur velur mann til dømis eg fari bara at taka dømi mann velur at brúka fleiri milliónir upp á at eggja fólki til at keypa eitt slag av bensinbilum mann kallar tað hybridbilar tað er púra ørt í tjúgu tveyogtjúgu visu vit hyggja eftir tølunum so eru millum tíggju og fimtan milliónir minni komnar inn í skrásetingargjaldið síðan hybridar fingu hybridbilar fingu lættan mvegafturberingin til elbilar og hybridbilarnar hon er líka stór tølini eru líka stór í ár enn øll undanfarin ortilsamans nemliga tólv komma fýra milliónir krónur og mann metir at meginparturin av tí fer til hybridbilar ofta so verður tað spurt til hvar pengarnir skulu koma frá tá mann ynskir hægri raðfesting og til dømis so kunnu pengarnir koma frá at avtaka hesa skipanina sum eggjar fólki til at keypa bensinbilar tað er ein útreiðsla sum er heilt heilt við sínar av eg rokni við at vit kunnu øll vera einlig um tað her inni egentiliga visu vit hugsa okkum ordiliga væl um her eru í øllum førum umleið tólv milliónir sum vit kundu brúkt til at dagfera okkara vegakervi til útlapsfría ferðing við elbilum aðrari kollektivar ferðslu at skifta allar almennar oljuføringar út at geras stuðulsskipanir til fólk sum ynskja at leggja um at hækka ta lítlu kontoðina fýra hundrað túsund krónur til umhvørvisverndartiltøk og so framvegis og so framvegis so tá ið løgmaður nevnir síni røðu í dag at vit skulu vera fremst á grøna økinum so krevur tað nógv nógv meira enn tað sum vit síggja her tað er púra svart hakk at siga tað at hendan fíggjarlógin fer at gera tað tað er eftir hondini bara nakað sum mann sigur tað eru í øllum førum ikki samband ímillum tað sum mann sigur og tað sum mann ger vit eru ikki fremst á grøøkinum so øgiliga langt vekk frá tá ið nú tá vit eru í tjúgu tveyogtjúgu og heimurin rópar eftir vísfevnandi veðurlagsátøkum og mann so setir hesarhar eitt komma átta milliónir krónu av at til at kanna orkukeldur og samstundis eisini eggja fólki ella keypa bensinbilar tað skal nógv meira til tá taliban tók yvir í afganistan og vit í føroyum høvdu eitt kjak um flótta fólk so segði løgmaður at vit skuldu hjálpa á staðnum ella samgongan bleiv líkasum eini um meira ella minni at mann ynskti at hjálpa á staðnum og tí roknaði við at vit fóru at síggja eina øking á tí kontuni sum eitur mennimenningar samstarv og neyðhjálp meni tann kontan hon er hon er níggju milliónir eins og hon var í fjør ella í ár so eg kundi hugsað mær at spurt hvar um tað er ein onnur kontar sum hesir pengarnir settir av ella hvussu tað er við tí tíðin hon er við at renna frá mær eg kundi eisini gott hugsað mær at nevnt nøkur góð ting nú tá ið eg annars kanska havi veri eitt sindur neilig sum eg annars eisini haldi er upp á segt pláss tá ið tað kemur til veðurlagsorkupolitikk men fyri at nevna nøkur góð ting so er hendan móttøkan til harðskapsrakt har sum mann savnar øll alla hjálpa einum stað eg haldi at tað e eitt gott átak sum mann fær í gongd við og nakað sum vit hava tørv á og eisini tann sálarfrøðiliga skaðastovan tað er nakaðsum vit havt tørv á í longri tíð at at vit onkursvegna javnseta likamliga sjúku og mentala sjúku tað kann hetta vera eitt fet á leiðini í tíðini farin frá mær takk fyri frú forkvina jatakk og har var onkrar viðmerkingar aksel wilemson johannesen ger sovæl i frú forkvina øáhugavert tað sum ingilin ditisen strøm er inni á hetta her við at samgongan situr nú hon valdi at geva avgjaldslættar til til hybridbilar við tír argumentu at tar vóru grønir bilar øll tey sum vóru hoyringar inn í fíggjarnevndini uttan tey sum seldihøbridbilar vildu vera við at hetta vóru ikki grønir bilar teir tir dálkaðu líka itaasabelsinir disibilar bæði umhvørvisstovan sev og umhvørvisfelagsskapi so framvegis og nú koma ein kanning í stuttum eisini altjóða kanningsum vístu ta teir dálkaðu minst líka nógv subelsinir dysibilar og vit hava givið avdraslættar fyri áleið tíggju milliónir kanska meira enn tað og tað er áhag vert ha sum yngillín í staðin fyri at geva lættari bilar sum dálka at man heldur segði ókey lat okum brúka hesær pengarnar her til at leggja bygningar hjá landinum um til til til at vera orkusparandi og grønur og orkuvinarligur tað hevði verð skilagott ja takk ingilein didriksen strøm ger sovæltakk fyri ja altso tað er tað ljóðar kanska ikki av so nógvum at mannat mann skal at mann skal brúka øgiliganógvar pengar á
upp á at at fáa varandi orkukeldur inn í almennar bygningar men mann skal hugsa um at tað almenna eigur
heilt ótrúliga nógvar bygningar eg haldi at eitt tal var á lofti umleið hundrað ella ella meira enn tað so tað er nógv olja sum fer út í skorstein hvønn hvønn dag sum tað almenna hevur ábyrgdina fyri og um ikki annað kunnu vit skunda okkum at leggja um har so tað haldi eg heilt sikkurt at mann kundi brúkt hesar pengarnar betri upp á enn at geva eina avgjaldslætta til hybridbilar enn tá orka deildin á umhoyvstovuni mælti til at mann ikki gjørdi hesa broytingina tá ið mann fór inn og gav hybridbilinum ein lætta tá haldi eg at mann traðkar rættiliga skeivt skeivt vismann sigur at mann hevur til endamáls at hava ein framfísnan orkupolitikk takk fyri
sirið stenberg ger so væl
akfyri frú forkvinna ja eg minnist enn ágangin og eyknuvnini svarta samgongan blívu grópt fleiri frum dagin tann tíðina var sjálvt um tað blívur faktisk samtykt fleiri uppskot um at leggja um til varandi orkukeldur og inn til víðari havi eg sum bara sett eitt uppskot her og tað var hett her við hybridbilum sum ikki er eitt grønt uppskot eg havi ikki sett nakað uppskotið frá landsstýrinum enn sum hjálpi til at leggja um til varandi orkukeldur ikkieitt einasta eitt mann er forlongt onkur av teimum sum okur longu høvdu samtykt so at her í hvørfall ein stór avbjóðing fyri framman sum verður størri fyri hvønn einasta dag so at visu koma nøkur uppskot í sambandi við tað altso umleggingin kemur ikki av sær sjálvum altso t tei mugu átøk til ja takk ingilín didriksen strøm ger sovæl ja tað er púra rætt at tingini tað hendist ikki av sær sjálvum tað hendi í øllum førum ikki av sær sjálvum so skjótt sum mann ynskir fyri at avmarka veðurlagsbroytingarnar
skjótt henda henda tey ikki av sær sjálvum og tí verða vit eisini
ella til at stuðla bundur men men tað ljóðar eisini skeivt haldi eg at at siga at vit verða noydd til at stuðla bundur tí at tað sum vit egentliga gera í dag tað er at vit stuðla nøkrum øðrum vit stuðla bensinbilum við at vit ikki innrætta veðurkervið til at vit skulu koyra í elbilum í kollektivari ferðslu ella gonguteigum ella á súkklu ella hvat tað skal vera mann stuðlar altíð tí einu síðuni ella tann eina vegin og í løtuni er tað heilt tann skeiva vegin við kunnu eisini draga leigubilararnar inn í hetta her visst vit skulu taka tað við tað eru bæði hybridbilar men sanniliga eisini leigubilar sum kunnu blíva innfluttir uttan at tað eru nøkur krøv til at tað skulu vera elbilar og tað eru bara bilarnir og so er tað alt hitt afturat so her er nógv at gera og eg haldi at tíðin er komin til at vit skulu fara til arbeiðis takk fyri
so var hetta umfarið liðugt næstur at
røða er beinir johannesen gersætakk fyri frú forkvina ja í fjør so sum eitt ti kunnug so rokti kovid allan heimin og tá sá tað bskaparlaga ikki gott út bæði prísur og eftirspurningur eftir okkara útfluttvingsvørum hannfall og landið mátti taka lán á eina komma seks milliard fyri atklára seg ígjøgnum hetta her og spokt bleiv um at vit fóru at hava um milliardina í hallið komandi við tíðina á fíggjarlógini men veruleikin hann bleiv tíbetri enn annar lánið sum vit tóku av eina komma seks milliard har eru ein komma tríggjar milliard goldi aftur undirskotið í tjúgu tjúgu bleiv tvey hundrað og einoghálvfems miliónir nýggjasta metingin í tjúgu og einogtjúgu er eitt undirskot upp á seks milliónin og tað kann so eisini blíva betri so hon kann næstan javnvega
og so er tað sum hetta her uppskotið sigur um fimmogtrýss milliónir og yvirskotið tjúgu
og vinnan hava veruliga lykt hetta landið burtur úr tí í mong til eina kreppu fyri landi og fyri allan heimin og tað ger so tað at vit í hesari fíggjarlóg kunnu við vøkstri skapa vælferð til føroya fólk vit hava gjørt fleiri raðfestingar í hesari fíggjarlógini millum annað innan almannøki og mann kann til dømis nevna javning til pensjonistarnir so sær at nú hava pensjonistar yvir fjúrtan hundrað krónur meir um mánaðin síðan hendan her samgongon kom til og á útbúgvingarøkinum har eru eisini nógvar góðar raðfestingar millan annað tilinna sjúkrarøktarfrøði har mann tekur ein flokk inni ein var flokk inn um árið og tað sama við heilsurøktaraunum er hovið

so tað er øgiliga gleðiligt og so er ta eisini raðfestingar innan grønar orkukeldur har mann ynskir at brúka eina komma átta millión til at kanna grøna orkukeldur

eins og tá tað kemur til raðfestingar so hava vit eisini raðfestingar kring landið so eru tað eisini íløgur kring alt landið og mann kann millum annað nevna tað at tunnalan um fjall sjálvandi har er fyrsta skotið júst latið av og ta síðstu fyfyrireikingarnar tilbyggingina av miðnánum kambsdali tær eru farað so gongd í tjúgu tveyogtjúgu so tað vónandi verður klárt at fara í gongd við útbygging í tjúgu trýogtjúgu sjónsýri har verður bygdir e nýggjur bygningur á giljanesi sandoyartunnilin gongd og sandavík fer eftir ætlanin í gongd í tjúgu tveyogtjúgu innkomvegir til havnar og runavíkar eru samtyktur hábygningurin hann er um at vera liðugur fyrireiking er byrjað til depilin fyri seinadagskøydd skálagarðir í klaksvík og útbygging av eftirskúlanu rasini í saltangara fámjistunnilin sum var eisini fyr gongd nú bygging av auli í tekstiskar skúla í klaksvík og ein fyrisitingarbygding til klakskar sjúkrahús og so víðari eg kundi nevnt nógv afturat so tað er hjá nógv at gleðast um tó so eru tað eisini ting ið mann kanska hevði ynskt vørur betri og millum annað kann eg taka undir við tíkritikkinum sum hevur verið um at útróiðsluvøksturin er ov høgur í mun til hvat upprunaliga verð játtað í fjør so so liggur kanska útróðvøksturin á fimm prosent og tað meti eg er ov høgt og tá hann er so høgur so er tað skjótt til at hann yvirhalar inntøkuvøksturin og tá ervælferðurin í vanda framúr men tað sum er kanska eit sindur stuttligt tað er at ansa hon er kanska kom við tí kritikkinum her í dag og síðani hevur mann eisini kritiserað kvær vit ikki hava váksið um útreiðslurnar á summum økjum heldur kanska koma um boðið upp á hvussu vit kunnu táma útreiðslunum og tað er sjálvandi øgiliga torført at fáa undirtøkur fyri at at breiða undirk fyri at tálma útreiðsluna tí tað er oftan ikki væl dámt men við er verða noydd til tað tí at inntøkurnar kunnu svíkja og sum millum annað landstýrismaðurin í fiskivinnmálinum var inni á í dag so er tað tá tú kemur til tað pilagska hjá okkum so erður tað kanska ikki so øgiliga bjartskygnað av hóma harbeint og tað er jú ein partur sum kanska stóra partav vælferðin hjá okkum so at tað eru okkurt má gerast hvørtfalt fyri at tálma útreiðsluvøksturin men hygg mæn til dømis eftir hvat kunn va gjørt so smatekur til dømis tað at tað eru fleiri her í dag sum sóknast eftir atnáhat mann ikki tekur tá tað kemurti lánsfyrðuútbúgvingina at mnn ikki tekur ein eyka flokk inn og grundgevingini er sjálvandi ta at mann r enn gongd við at greyna akkurát hvat tørvurin er á tí økinum men tá mann tosar um til dømis tað og útbúgvingar annars so í staðin fyri at mann altíð tosar um at mann skal fíggja meir meir pengar ella mann skal játta meir pengar og at brúka meir so kund má eisini sagt tað at ókey vit hava hesar játtanir her og fróðskaparsetring meiti tar var hundrað og trýogtretivumliónir mann kann hyggja at tí játtan man hevur o siga ókey og tá im útbúgving mann hevur siga ókey er tað nakað sum vit kunnu kanska vit kunnu gera einaka umraðfesting av tí vit hava tørv á námsfrøðingum í samfelagnum og at tað er eisini stórur áhugi fyri at lesa námsfrøði og tað er mann kann kundu rættiliga tikið fleiri flokkar kann man ikki so siga tað ókey vit vit uppraðfesta tað men so niðurraðfesta vit kanska okkra aðra útbúgving og ikki endiliga tað at mann skal avtaka tær men møguliga ikki taka á summiúútbúgvingum ikki taka næmingar inn hvørt ár kanska annaðhvørt ár og so framvegis og annars kom ma eisini hugt tá tað kemur til útreiðslurnar tað um tað er uppgávur í landið møguliga ikki skal taka tað av og mann burdi hugt nærri at øllum øllum rakstrurum til eina konandi fíggjarlóg so kundi mant sagt hugt at hvussu mann kann pálma útreiðslunum

ottan at verið tosað um eisini her í dag hvussu nógvar pengar hvussu nógvar pengar vit játta til alt tá i vit tosa um at raðfesta vælferð men eg haldi ikki vit bara skulu tosa um hvussu nógvar pengar við játtan men meir skiftað yvir til tað at um vit játta nokk av pengum tí tað er tað er tað sum er avgerandi er ikki hvussu nógv og hvussu nógv mann kann kanska í gassarenn iga oysla men heldur um vit játta nokk men altíð alt so haldi eg at eg eri fíggjarlóg ið boðar frá at vit komin væl burtur úr korona búskaparliga fíggjarliga og tað nú e ræður um atklára at stýra væl og skynsamt framyvir so vit feisini kunnu við vøkstri skapa vælferð her ólandi takk fyri frú forkvina

hannsen kom inn á í sambandvið námsfrøði hatta haldi er eisini áhugavert nevnd eisini mínari røðu at mann kanska hevði fingið eittsindu meira at vita um tað áðrenn fíggjarlógin kemur inn aftrtil aðru viðgerð tí at tað er meira hefta her altso í tí heila pakkanum er tað nakað annað sum er í í dagsins samfelag minni minni týdningarmikið at taka inn alla tíðina enn tað at mann fekk fekk økt hetta talið beinanvegin so eg haldi at tað er tað er absolutt vert at taka við tí at kanningarnir søgdu og tað segði landsursmaður eisini tað var bara nøkur svar sum ikki vóru líka sum akkurát hvussu mann skuld skipa tað m men tað er eitt brúk fyri námsfrøðingum eisini innanfyri serøkið rættiliga útbroytt so so hatta í aldi að er øgiliga áhugavert at taka við í hesum her prátinum takk fyri frú forkvinna ja takk beinir johannesen ger sovæl ja nú tóku námsfrøði sum dømi tí tað verður nógv nevnt her í dag men tú kundi eisini fagja fleiri aðrar útbúgvingar meneg haldi geisi man skal kunna tora at siga tað aty
tey vit hava fleiri nógv tilboð um útbúgvingar her í føroyum bæði hægri stovnum og
og spyrja seg sjálvan so er tað veruliga ein stórur tørvreiðisnir og eg hugsi tá eg hyggi eftir tilboðnum so hugsi eg at hava vit brúk fyri tjúgu av hesum kørtar til dømis har tað er útbúgvurin kann bjóða tjúgu pláss út er tað brúk fyri tí yvirhøvur er tað brúk fyri so nógvum kørtar eg haldi at mann skal tora at umráðafesta takk fyri tær ja takk næstur av røða er frið móti rasmussen ger so væl ja takk fyri tað frúði forkvinna ja eg haldi at yvirskriftin yvir hesa heri fíggjarlógina kann mann líkasum umframt tað sum hon hevur fingið
kin so haldi eg man kann siga at hetta er ein góð
sosial liberal fíggjarlóg og tað haldi eg góð yvirskrift sum fíggjarnevndarformaðurin gav nei landstýrismaðurin í í fíggjarmánninum gav hesar her fíggjarlógini fyrr í dag øh eg kann bara byrja við at at siga tað at tað er eg haldi at hon er rímiliga skilagóð fíggjarlógin sjálvt um mann altíð kundi ynskt sær at tað tað lá eitt sindur meir eftir á botlingini men tá ið mann so mann kal eisini skilja hvussu hetta hongur saman tað er ikki akkurát sum tað mann onkur vónir við vanlig rakstrarfeløg og
vóru so ikki upp á sama máta tí at her verða mann sigur íløgur tað verða direkta
sum útreiðslur so so tí er tað øgiliga nevnt tað tað blívur manst skar áta hall visti man brúkar hevur for nógvar íløgur eg skal bara líkasum tríva nøkur heilt fá ting g eri sera glaður fyri tað at at tað enn mann sigur er lív í tað sum mann ætlar at gera í tekstraskúla í klaksvík at byggja aulina og har hevur mann so seks komma fimm milliónir til at brúka í tjúgu tveyogtjúgu og byggiskráin er liðug og projekteringin hon heldur fram í tveyogtjúgu so tað er øgiliga gott men eg hugsaðu eisini at koma lísindur inn á okkur sum ikki stendur á fíggjarlógini sum eg kundi hugsað mær at fíggjarnevndin kanska hugta eitt sindur við góðum brillunum uppá tað er tað at vit hava eina gastonomútbúgving í føroyum og matstovuvinnan hon skrýggjar eftir arbeiðsmegi í løtuni so so hon skuldi bara fáa eitt ralogikk í tað heila og tað haldi eg vit gera við at seta sekshandrað túsund krónur av til á fíggjarlógina til teks klaksvík soleiðsnar at vit kundu fáa eitt starvsfólk afturat plust tað tilfar sum er neyðugt soleiðinar at vit kunnu fáa ikki eina hálva útbúgving sum tað er í løtuni har sum eg bara fyrsta og annað goyð man vit fáa eina fulla útbúgving tað hevði verið skilagott haldi eg otað vilja heita á fíggjarnevndina um at hyggja væl eftir hvit hava eisini ein annan skúla í klaksvík sum steðgaða upp

teir pengarnir sum vóru játtaðir vóru forláir forhold tiltað tilboðið komu inn og tað er húsarhaldsskúlin í klaksvík og men visu man ygur eftir fermendarprísinum so havi eg skilt tað at hann lá sletti ikki so heilt galin forroldsvís hvar ið hvat hann liggur á aðrastaðni í landinum men tað vóru fáir pengar játtaðir so men nú skilja lanum at mann fer at hyggja upp á tað vita vat hvat mann fær gjørt men her erein trupulleiki í hesum her ein sjálvsognastovnur og her eru tríggir partar sum hava kom mitt á seg til at vera við í hesum her har ið landið er við einogtjúgu milliónum og klaksvíka ommuna einogtjúgu og bústaðir haldi eg tjúgu milliónir haldi eg og men trupulleikin í hesum her er eisini tað at av teimum einogtjúgu miliónunum sumklaksvar kommunan kemur atspýta í hevur mann so funnið útav eftirfylgjandi dagr haldi eg hesum løgi at mann finnur tað tí eftirfylgjandi at her skal emvegbtalast av tað vil sig at tú hevur bara sekstan komma átta tað vil siga t landskassin fær fýra komma tvær milliónir elahvat er frá klakskar kommunu tí at vit byggja ein ein skúla ú klaksvík tað haldi eg tað mugu vit fáa rætta tað trúgvi eg at vit kunnu fáa skilagóða loysn

umea sindur skotin í kógvarnar fyri tann spurningin sum egr setti lanstýrismannin í samferðslumálinum um múlavegin mentað sostat langa er tað at eg eg hugsaði bara at at spyrja inn til hvar ið raðfifylgini í múlavegurin er sjálvt u eikki fólk býr har og eg finku sú at vita tað at tað kostar tveyoghálvrýss miliónir at fáa hann í tað stand sum mann vildi havt gjørt í dag og vissi eg lesi fíggjarlógina so kann eg bara síggja tað at at eftirsloypið er trý hundrað og veyoghálvfjerðs miliónir so visti múlaverðurin tveyoghálvtrss milliónir so eigur múlaveðurin fjúrtan prosent av av tí so so kanska heilt skaal so kanska t ð eg vón fyri framman at eina ferðnar innan heilt langa tíð verður gjørt okkurt við tað men har haldi eg rokni e við at fíggjarnevndin fer eisini inn soisinar at mann hvørsfall syrgir fyri at at múlavegurin ikki færi í ommu sína

har er eisini onkrur onnur konto sum eg skilji av sum er ein eitur stuðul til til imfrakervið á útoyggj eg gangi út frá eg ii so heilt stinnur í øllum hesum her men eg gangi út frá at hetta her er ein kontu sum mann kann sum eitt nú vegurin millum hattavík og kirkju kann brúka av til at fáa tað atsfolterað og gjørt tað tað gangi út frá tað er sjeyhundrað túsund settur av til tað men vissi eg eri skeivur í tíð so kann onkur rætta meg íð tær

og og og men samstundis sum vit síggja tað so snakkar um hon at byggja eitt tjóðleikahús í havn

tórsvavar komuna ekemur at etala null krónur kanska teir fara at fáa eina inntøku burtur úr stykkinum kanska menmen har til so hevur tað vera eitt sindur um hvar tað tjóleika húsð skal vera g har sigur borgarstjórin havn var øgiliga bombastiskur úti og segði tay at tað er eingin annar enn býráði í havn sum stemmar hvar ið hetta her liggur men teir skulu ikkibetala ein klink fyri hetta so eg haldi tað gjørdi einki um mann tók hetta upp eitt lís sindur um hesi mentanarhúsini sumeru ymsastaðni vit hava eitt fordømi í íá tvøroyri har har salt er tað veit eg nokk e ikki tvøroyri tað liggur hinmeðna ja eutrelnesi har ið tað verða átjáttaði so nógvir pengar per rár men eg trúgvi at hatta er nakað sum ann skrevaði at fer inn á at hyggja eftir soleiðsinar ikki tað verður forfordeiling runt um landið

hannars haldi eg at tað er øgiliga nógver gott veu taðer verið inni á um á skálagarði í klaksvík har ið tað fyrsta sinnu opnar øtt heim fyri fólk við seinata skaða og tað haldi er øgiliga gott og og so eru tað tað eru onnur ting sum vit eisini mann sigur hava hava gjørt her beint tað eru

og aðrar veitingar tær hækka og og vit eisini fara at javna almannaveitingarnar við tvey komma null fimm prosentum og tað eru fyrstu ferðina síðani tveytúsun og fjúrtan at at tað verður

eisini eru tað onnur ting sum vit vitleggja leggjaleggja denta á sum eru í tí í tí í tí bleytaraí tí bleytari endanum so altíð alt so haldi eg tað at hetta er ein rímiligr fíggjarlóg men men eg eri eitt sindur vit ava vit fáa eini fimm hundrað milliónir ell okkur sovorði har á leið fáa vit frá í inntøkunum til inntøkunum til landskassan koma og og úr úr fiskivinnuni og tað er gott at at vinnan spjaða til men eg haldi at tað er eitt sindur farligt haldi eg at vit byggja okkara búskap á so eg haldi at formaðuin fíggjarnevndin kallaði tað koptarappengar ella okkurt sovort ein dagin at tað eru sovonur pengar tú hevur baða vit síggja nú at kanska tað gongur ikki akkurát við sum vit altíð halda tað tað skal gera men tí mugu vit vera eitt sindur varin tá ið vit byggja okkara vælferðir upp á pengar sum vit ikki eru so tryggir sjálvt um eingin inntøka er trygg so so altíð alt so rokni eg við tí at hetta her mansi hendan fíggjarlógin eg haldi tað bara tað hetta her orðaskifti sum hevur verið í dag hevur víst tað haldi eg ati hetta er ein rímiliga góð fíggjarlóg er øgiliga tæmt orðaskifti er øgiliga tamt og har er lítið at finnast at kann man siga a so altð alt so er etað ein góð sosial liberalfíggjarlóg sum vit hava lagt fram sum eg rokni við við nøkrum heilt fáum justeringum verður samtykt áðrenn orskiftið ja takk fyri so er tað nakrar viðmerkingar siri stenberg fyrst gersuvæl takk fyri harra formaður ein góð lokal tala tað skal eisini vera pláss til men eg ivist ikki í at tingmaðurin eisini fer at berjast fyri suðuroyartunlinum standa saman vikuna um tað men eg ætlaði at spyrj um het her við húsahaldsskúlanum sum eg haldi er ein øgiliga týdningarmikil skúli sum eg hopi at mann finnur eina loysn uppá g eg havi ikki ordiliga skilt hvat er problemið altso so vítt eg forstóð tað einu tíðina so bíðaði man eftir seg heimildini hjá bústøðum at tey skulu hava hesar játtanina til at kunna gera næmingarheimi og tað heimildina hava tey so langs havt fingið altso hvat e ta so tað strandar uppá hvussu ber tað til at at at byggingin á húsaskúlanum ikki kemur í gongd altso er er tað var tað nakað við við staðseting ella er tað er tay viðurskiftini pláss hvar teð skuldu liggja ella hvat et tað eg haldi bara tað er so viktit í skúli rasmussenja takk fyri pfyrse siga tað eingin ivir í at eg skal vera tann sum arbeiðir ikki harðast fyri suðuroyartunlinin tí at tað er øgiliga viktigt at vit at vit
byggjaland her tá ið tú kemur til húsaráðskúlan so er
so eru ja tað eru tveyogtrýss miliónir haldi eg sum erusum sum eru desponiplar kmn siga á tann mátan og har tær tveyogtrýss miliónirnar minka sjálvandi við taimum fýra komma fýra komma tveir milliónir ella hvat er soleisinar tað blivi tað tað kemur niður tí at emvege skal betalast so at vit hava kanska bara eini eini eini áttaoghálvtrýss miliónir at byggja firi og tilboðini eg ikki taka meg í tí men altso eg haldi at tey vóru umommanhálfyraohálvfjerðs milliónir haldi tað var tað kostaði tað so har manglar pengar í og tá man ikki hevar pengarnar og tað er tríggir hvør skal betala tað er tríggir partar av sjálvsaknastovnir og tí man hevur mann valt at andlera útboðið soleiðisnar atmann aftan á hava hildið allar tæir lógur sum eru galdandi visatión og sovorði kann fara í
samráðingar við onkran um mann kann
fáa tað bíligari solisirnær pengarnir passa ja og so er tað erhardjoensen ger sovæl takkfyri harra formaður økriman rasmussen nevndi esa her útbúgvingin á gastronomisku útbúgvingina sum kanska kundi koma p átal á tekstkaskúl í klaksvík er tað soleiðis at tað eru ætlanir um henda her hesa her útbúgvingina norðuri og hvussu langt eftir ætlanin at komnar og stranda tær upp á upp á játtan frá frá landsstýrinum erta har tað liggur takk fyri jensenrasmussja takk fyri harra formaður ja altso eg i nú havi eg nú havi verið í samband við skúlan og spurtvil hav mæra fingið eit lýsa informatión frá teimum og tað er ikki játtan til til tann partin og eg havi fingið at vita at játtanin er manglar eitt fólk umframt tað tilfar skal brúkast til tað fyri at kunna hava soleiðinar at mann fær fulla kastronomiska útbúgving og taðsiga ta talan er um seks hundrað túsund krónura sum mann skal brúka tað er tað sum eg veit so so eg veit at tað r verður verðuð arbeitt og hugt eftir tí so

tær tekstirnar túsund krónur og játtaðar so so kunnu vit hava fult skeið í í klaksvíkast skalst nógv møgubúgving og sum kann vera til gleði fyri allani allan restatiónsvinna ja takk fyri okkara maður takk fyri frimmuheimum hætlan nakað sum hevur fylt nógv í síðstuni ella nú í longri tíð
sjálvandi við fíggin
kingini av eysturoyartunlinum ella og og kostnaði og hvussu nógv bilar koyra ígjøgnum í dag vildi so landstýrismaðurin vil ikki ordiliga siga hvussu nógv hann væntaði kanska ringt eisini at meta honum hvussu nógv tá tað kemur at kosta landinum at at gjalda fyri tann kkostnaðin sum manglar í tá ið tá ið nú árið verður liðugt ella komandi ár men eg veit at at frimund rasmussen kennir nakað til eina verkætlan sum binda í danmark og týskland saman hemmern ella hvat eitur hvussu er hvussu er har er hvussu er nakrar møguleikar sum hann sær um man kundi brúkt a sama modelli verður brúkt aftur til dømis í føroyum frymot rasmussen ja nú veiki m eg skal fara svar upp á tað har eg av senka ein fyrispurning til landstrsmannin um akkurátá at er umhetta her við tað forbindir seg sum tú sum sumspyrjarin spyr eftir tað er
umeg forbindur seg um við femarin har niðri millum týskland og oganm
dnmark har iðeg kom at tosa við eini har eg kom at tosa við ein sum hevði vita at gera og og har eð toyvdu roknar við at skula btalti herer sær íløgunir aftur sum eg gjørdi akkurát vata sama máta ekentliga sum vit hava gjørt tær íløgurnar sumvella gjørt í føroyum har ið mannroknaði við at brúka fimmogtretivu ár at betala hett her aftur og at at rentan var trý prosent og nú tay ið tað vísi eg altíð komið til upp á pláss og undirskrivingarnar eru gjørdar sovorðit nú nú er tað tíggju ár styttri at betala hefta her tí at rentan negativ og tað haldi eg er nokk sindur samt og eg veit ikkihvat mann for gjørt men tað er kanska hevði ei inrersamt at hugt upp á kanska mann skuldi tikið nú rentans lá at tikið á lán ipar síðorra tunnilin bara staðar fyri

ja takk fyri áðrenn næsta røðari fær orðið so kann eg nevna tað at ætlanin er at at vit niðurleggja tingfundin tá ið vit hava havt tveir røðarar afturat sirka um hálvgum seks tíðina so so gera vit orðaskiftið liðugt í morgin men nú fara eykun samuelsen orðið ger so væl ja takk fyri harra formaður h nú er nakað langt útliðið men eg ætli meir allíkal at koma við nøkrum viðmerkingum til fíggjarlógina øh visti vit hyggja eftir almannamálum fyrst so er sjálvandi hetta her tað stóra ein tann stóra upphæddin teer efta her við javningini av av av pensjónum og eftirlønargjald omaná ymsar veitingar og tað haldi eg er er fínt vit hava jú eina lóg um sum sigur at tað skal javnast og tí haldi eg tað er eitt sindur mann kann siga løgið at mann kallar javning fyri einai raðfesting tí at tí at at raðfesta mann kann samanbera tað við sga
at námsfrøðingarnir høvdu høvdu samráðs til hægri løn er tann er tað so ein raðfesting hjá landsstýriskvinnuni altso landsstýrismennin fíggjarmálan nevndi jú at tað er við javningini tað er lønarhækkað eg eftirlýsi bara og tað er líkamikið hvør samgongan er men eg haldi at sovorðið sum javning prís og lønarvøkstur tað eigur at vera automatiskt og tað sigi eg ikki fyri
serliga fyri hesa samgonguna tí at allar samgongur sum hava sitið síðani tvey túsund og níggju hava javnað viðhvørt og ikki viðhvørt tað er meira prinsipielt at eg haldi tað pljóðist ikki at vera ein raðfesting og so hevur mann lønarframskriving tað er summarkontur til dømis fær almannaverkið sjálvt ikki lønarframskriving men tænasturnar fáa og so e eitt nýtt komið tað er framskriving fyri fólkavøkstur og broyting í fólkasamanseting og tað haldi eg gott faktiskt at eg komi tí at til dømis veiti innan fyri trivnaðartænastuna sum nú fær næstan seks milliónir til tað at hær at borgararnir blíva tyngri og tyngri ug meira røktarkrevjandi og tað krevur meira resursur so tað er fínt ø og har eru sjálvandi nógvar góðar raðfestingar innan fyri tað økið móttøkuhúsið til harðskapsrakt haldi eg er sera gleðiligt og eisini at javnstøðuarbeiðið færir eina lítla hækking í játtanini viðlíkahasvenjingin og dagpeningur til langtíðarsjúku har eru taer nøkur góð ting og so hevur mann sagt sigur mann her at mann raðfestir umlating og virknistilboð har sum bíðilistar eru og vit vita at tað eru nógvir bíðilistar so tað hevui verið áhugavert at vita hvussu stórir ter eru og hvussu nógvar minka við hesari raðfestingini og har er eitt annað øki sum eg havi skilt at tað ír bíðilisti tað er tað sum eitur megnaðav títt lív har var játtanin fýra milliónir nú er hon bara flutt yvir á eini aðra kontu sum mann sær ikki hvat tann játtanin er og eg veit ikki hvat um hon er hækkað ella ikki men eg veit bara tað at tað er ein verkætlan sum sum helst ikki bíðilistar skulu vera tí at tey fólkini sum eiga at sleppa í megna títt lív tað er tað so a kutt at t teg kann hava vanlukkuliga fylgi viss tey skuldu bíða øh eitt annað landsstýriskvinnan nevndi hetta her við at mann brúkar trýogtretivu milliónir yvir fýra ár til at at viðlíkahalda ella renovera verandi bygningar og har spurdi eg nevligani nakað herfyri um hvussu við eiðrargarð fjúrtan nei sekstan eitt og tvey og har bleiv svarað at tað skuldi umvælast í ár og tað kundi hugsað meir at vitað um tað er liðugt ella um tað er byrjað ella tað e liðugt tí tað sær ikki út til at vera nøkur játtan næsta ár tíðin gongur so skjótt eg ætlaði at nevna eitt sum eitur innan fyri skúlaøkið har eitt sum eitur karieru vegleiðing vit hava sæð sendingar um útlendskar kvinnur við útbúgvingum hvussu nógvir førleikar faktiskt fara fyri sjeyti tí at mann ikki ráðgevið teimum og tað ikki er nokk av føroyskum nóg nógv undirvísing í føroyskum máli og har veit eg um mann hevur útbúgvið karieru vegleiðar men teir eru so fáir og tað brúk fyri nógv fleiri og har har siga londini rundanum okkum at visti mann ger íløgur í kareeruvegleiðing sum kundi hjálpt til dømis útlendskari arbeiðsmegi hava fingið smidliga sloppi inn á arbeiðsmarknaðin og fingið góðkentari útbúgvingar har sigur mann at í skotlandi sigur mann at fyri fyri hvørt pund sum mann leggur í hes her kareeruvegleiðinginas fær mann fimm aftur og í í norra sigur mann at fyri hvørja krónur mann leggur í kareervegleiðing so eru ellivu krónur til samfelagið so at uppraðfest tað økið hevði verið gott serliga eisini nú tá vit mangla so nógva arbeiðsmegi so ætlai eg at koma ett lítið sindur inn á ta lokala húsahaldsskúlan hava fleiri nevnt eg hopi at tað kemur eina fasta legu tað er tann besta um ein tann besta umtókti skúlin í landinum við langum bíðilistum hvørt ár at mann fær ta byggir tilgongdina í eina fasta legu so at tað eingin ivi er um at tann spakin kann setast í helst í hesum árinum tað vóni eg eitt annað tað er játtanin til klakskar sjúkrahus í dag er tað sum eitur altjóða dagur fyri tey sum hava serreprala paresu og tað eru tey fólkini sum børnini sum millum annað plaga at fáa ptøvenjingar og har spurdi eg nevliga landsstýrismannin fyrr í ár tað manglar trý hundrað túsund í fyri at kunna raðfesta uppraðfesta tað so tann tær venjingarnir eru upp til átjan ár eg dugi ikki at síggja tær pengarnir eru í tað sum mann sær tað er at har eru níggju hundrað túsund til endurvenjing men sum eg havi skilt so hevur mann líkasum raðfest hini árini eina komma eina millión í endurvenjing so har er faktiskt ein niðurraðfesting vissu tað er er rætt tí at mann hevði hevur sett ein fysitaarpól til tey sum hava gykt og mann hevur eisini sett ein sýku motoriskan tyrrapót so har mangla tvey hundrað túsund í og so sigur mann ein har fyri tvey hundrað túsund tað trúgvi eg kostar eitt sindur meir enn tað og so er eitt annað sum eg haldi er ordiliga spennandi á klakskarsjúkrus tað var tað man ið byrja upp á hetta her við mati dúsfagimat eitur tað har mann til tey sum hava reabilitering og mann kanska kundi tað og tosa um fleiri ferðir er verið ynski um at fingið meira orku starvsfólkaorku til tað tí mann kundi liverað hendan matin til eisini til eldraøkið har er hvussu er nakað og so var tað eisini at mann hevur havt pengar til at gera tjakið og inngongdina og tað sær ikki út sum teir pengarnir eru endurjáttaðir ein løg upp á fimm hundrað túsund tað kundi verið gott at tað koma uppá fara vit yvir til tekniska skúla so er hetta her við so er ikki meir enn ein komma tvær milliónir til avlina at prosjektera hinar seks komma fimm milliónar sum standa har tað er til at skifta tøkini har vóru nakrar nakrir stórur lekar so og og vissi mann tekur tann vanliga kostnaðin av prosjektering so vænti eg at hann kostar liggur kanska nærri tvær milliónir so harr eisini tað er akkurtsum er so nógvastaðni man hevur játta eitt lítið sindur tað manglar eitt lítið sindur í fyri at fáa gagnnýtt tað ordiligt so at tað burdi mann hugt upp á í matvøruútbúgvingin gastronomiðútbúgvingin har mangla nakrar fáar hundrað túsund krónur í sum undanfarni røðarin eisini nevndi tí tað er jú soleiðisnar at hevur alla tíðina verið ætlanin at øll skúlaskeiðinir skuldu takast í føroyum í dag fara tey allarflestu niður í skúla og tað sum manglar er nú nevndi tann undanfarni røðarin at tað var seks hundrað túsund tað er hvussu er ikki nógvar hundrað túsund krónur sum mangla fyri at fáa tað fult útbygt og tað eg spurdi landsstýrismannin fyrr tíðliga í hesum árinum tá segði hann at tað var nakað hann vildi viðgera við vælvild og og hann vildi hyggja uppá men eg dugi ikki at síggja at teir pengarnir eru settir á so ja og so var eisini eitt tað var hetaher við mentanarhúsinum í klaksvík sum eisini hevur verið nevnt at har dugi eg heldur ikki at síggja nakra játtan og har var nakað við emvegafturbering eisini so vítt eg minnist so at har vóru nakrar lokalar íløgur har og eisini rakstur har har man líkasum akkurát ikki hevur játtað nokk sær tað út til tað er ikki nógvir pengar tilsamans og eg hopi at fíggjarnevndin kann kann fara nærri niður í tað at mann kundi fingið tær nakrar hundrað túsund afturat á sjúkrahúsinum og matvøruútbúgvingina og hetta við at prosjektera aulin at mann tryggjar sær at eg nokk av pengum til tað tí ati tí at tað gevur ikki ordiliga meining at at mann játtar næstan nokk til ymisk ting so at hatta var tað men eg vil bara taka eitt lítið sindur afturí aftur hetta her við almannaøkinum har er hetta her við har síggi eg at arbeiðsfremjgan tiltøk har gjørdi mann nakrar sparingar í tí skipanini síðsta ár og og nú leggur mann upp fyri at tað koma trýoghálvtrýsshaldi eg nýggj nýggi brúkarar kunnu koma í tí skipanina men hyggjaðust eftir fyritígarpensjóni har væntar mann eina tilgongd á tvey hundrað og tólv fólk sum meira ein kanska trýfalda tað sum hevði kunnað komið í arbeiðsfremjani um tiltøk men eg dugi at síggja eisini at at eg haldi ta mesta er hægsta fyritaar pensjón so tað er ikki vist at øll hasa har tvey hundrað og tólv heldur kundi farið í arbeiðsfremjan tiltøk meni eg nevni tað tí at at vit vita at at tað at koma í arbeiðsfremjan tiltøk so nógv hava sagt at tað er ein dýrsskipan men har betalir mann skatt av hvørjari krónu og umframt at mann kemur út á arbeiðsmarknaðin meðan tá i mann fer á fyritíar pensjón tá er tað nærum øll upphæddin skattafrí og oman er ikki í arbeiði so at akkurát lutfalliga ímillum har kundi møguliga verið øðrvísi men tað er ikki nakað sum eg veit eg síggi bara tølini og undrist eitt sindur yvir at vøksturin í fyri hægstu fyritíðarpensjón sær út til at vera so stór takk fyri harra formaður jatakk so fær jóhannes joensen eina viðmerking ger su væl takkfyrahararformaður ja nú sá eg í fjølmylum landstýrskvinnan í almannamálum sigur at hon hevur javnað pensjónirnar og almannaveitingar vær vitandi so hendi hetta í seinastu samgongu og tá var eykum samelsen landsýriskvinnan hon kundi kanska fortelt um hví hví tað var gjørt takk fyri eykum samelsen ja tað var soleiðisar við javningini av pensjónum at at vit løgdu eini vit hækkaðu útgjaldi úr samhandsfasta í seinastu setir rættiliga nógv og tann upphæddin verður javnað automatiskt hvørt ár hin partin við javningarlógini tað var ein partur av pensjónsumskipanini at mann fekk gjørt eina javningarlóg sum so skuldi koma í gildi fyrsta januar í tjúgu men hendan samgongan valdi so at útseta ta gildiskomuna í eitt ár so at hetta er fyrstu ferð tað verður javnað men tað sum eg haldi er tað viktiga
tað er tað at javning tað eigur at vera akkurát upp á sama máta
líka automatiskt sum sum prís og lønar vøkstur av øllum øðrum tí tá mann leggur karmarnar fram so er tað ofta í føstum prísum og tá mann so kemur til fíggjarlógina sum mann nægt prís og lønar vøkstur omaná tað optur mann eisini bara tað skuldi ikki verið neyðugt at berjast fyri tí raðfestingin takk fyri hara formaður ja og so er tað siri steinberg sum fær eina viðmerking takk fyri hara formaður
hr ja eg haldi at eyg gun sambsónni kom inn án
nøkur øgiliga viktig ting hetta her við kvareeru vegleiðing altso hvussu nógv tað gevur aftur tað at gera íløgur í menniskjur tað at mann kann blíva við atførleikar menna seg okur vita at arbeiðsmarknaðurin skríggjar etr fólki allastaðni frá so tað mátti hvørfalli vera nakað sum sum mann sá sum eina íløgu heldur enn eina útreiðslu og so er taðheta er við petøvenjingum sum eru ótrúliga týdningarmiklar til børn sum hava varandi sjúkur í nógvum førum tað kann vera sspasisitetur og annað og tí er tað nokk so undarligt at mann mann hevur eitt aldursmark á tí at tr sjúkurnar sum tey børnini hava tæ ganga eg tað gana ikki yvir tá i tey koma til eitt bestemt tila vespemtan aldur so at tað kann loysast við ein so lítlari játtan at tey kunna framhaldandi fáa venjing so hopið eg at nevndin er sær væl viljað upp á tað tí tað er í hvørfall viktigt tí at tann vanningin skal gevast óansað so mugun bara gevast ein øðrundreshi o vissu hetta systemið riggarja so er tað eykuns
smilsen ja takk fyri harra formaður ja eg haldi at
har við nú vit tosa so nógv um ma ta við karieruvegleiðingini tað er hettaher við hesari útlendsku arbeiðsmegini sum eru væl útbúgvin og sum hevur øgiliga trupult við at koma til arbeiðis at brúka sínar førleikar tá ið vit vita at avbjóðingarnir eru so stórar ikki bara eftir arbeiðsmegi generelt men eisini útbúnaðar í arbeiðsmegi so haldi eg vit mugu fara inn á øll økir har vit kunnu gera tað smidligari fyri at fáa tær hendurnar ella tær resursurnar brúktar sum eru her og har loysir tað seg veruligani at satsa upp á at hava eina skipan sum sum kann gera hetta skjótt og smidligt og tað er kareeruvegleiðingin hitt við btø haldi g er so upplagt at mann fær tær trý hundrað túsund uppá afturat so at tann venjingin kann halda fram til daðar í átjan ár tá ið mann so kemur inn í aðrar skipanir tað er spill av resursum at hava tað játtað bara upp til sekstan ár takk fyri harra formaður er tað erhard joensen ger sovæltakkfyri
telefonar eg lagi merki til at eg kund
hamilsen tosaði eisini um at skeypa á kontuni á fyriteypsjón og tilliga starv og eg má siga at eg stýrsaði eisini eitt sindur yvir akkurát tann eksponentiella vøksturin sum faktiskt er í boðum ella á boðum kontunum tí eg minnist gott at eg tosaði um at tað er fjør aftanáttøkurin havt tað uppskotið trivnaðarnevndini um nakað skeringar á kontuni fyri tilliga starv at tá tá segði mann at mann hevði roknað við líka frá byrjan av at henda skipan fór líka sum at taka burturav frá fyridagars persónskontuni men tað hendir tað stikkt móttrætta báðar ferð f spolandi upp eftir nøkulunda í takk við hvørja aðra og tað skilji eg ikki ordiliga hvussu hvussu tað hongur saman men tað kanska eyðkunn saman saman saman
ja eg haldi at tað er rættiliga interessant altso tað er
tatman siga at at attalið av fólki sum fáa hægstu fyri teg av pensjón tað tað tað sleppa vit ongantíð man siga av við tí at tað er tá hevur mann ongan arbeiðsførleika eftir men talið av men lægstu um miðal tær vaksa ikki nakað serligt eg halda eg haldi lbara minkar men men men tað er áhugavert at altso mann skuldi trúð tí og tað í fyrstuni segði mann eisini alla tíðina jamen altso fyritaga pensjónir fóru a at ræsla niður tí at tað fóru øll yvir í n hitt systemi a men statvek er tað serliga lægsta og miðal skilji eg ikki ordiligan at at tað ikki ber til at koma í tillaga starv og út á arbeiðsmarknaðin staðin fyri tí at sjálvt um hon á pappírinum er ein dýrsskipan so er hon bíligari enn hin og gevuð meira lívskvalitet tí mann sleppur til arbeiðis tí tey betala skatt av øllum beløpunum men hatta er nakað sum mann burdi kannað nærri takk fyri harra formaður ja takk fyri so
ver tað tann seinasti røðari
í dag sum fær orðið nú tað er jóhannes joensen tá ið hann er liðugur at tala so verðr tingfundurn niðurleiddur ger so væl takk fyri hara formaður ja at viðgerð í fíggjarlógin tvey túsund og tveyogtjúgu og tað eru góð átøk og tað hevur manglar hvussu eg sæð frá mínum sjónarhorni fyri tað fyrsta so hevur fíggjarlógin eitt hall uppá trýhogtrýs komma fimm miliónir og tað kann mann so ongantíð era nøgdur við tá i mann hugsar um hvussu góða tíðr vit hava í føroyum vit hava gott nok havt kokorona men men vit hava eisini havt ríkisligamøguleikum til at at kunna gardera okkum ella konsoltera okkum h eg hugsi at tá mann er tekndur at vinnusbýdini hjá bagnordik við hundra og hálvtrýss milliónum og fjøruti góðum fjøruti miliónum í tveyogtjúgu trýogtjúgu so er tað hvussu ser tann fyritøkan sum mann ætlarat einskilja sum heldur fíggjarlógini uppi og tá man er tekndur av teimum inntøkunum
í hesim fyritøkuni so gevur einskiljing onga meining og tað havi tað eisini víst á fleiri ferðir í javnaðarflokkinum vist man hyggur eftir
einumpostri sum eitur neyðhjálp sum mann hevur snakkað nógv um at mann skuldi økja tær nýggju milliónirnar sum man eru sett av og hava verið settar av fleiri ár tað tær eru ikki vaksnar og tað svarar til at vit hava umleið null komma fimtan prosent av okkara inntøku í neyðhjálp har onnur lond geva kanska null koma tvey prosent ella meir tað merkir at vit eru væl aftanfyri og að merkir eisini tað at vit sum heimsins ríkasta land kanska ikki raðfesta hetta nóg høgt har hugsa a vit er á skeivara leið vit eiga at vera við í heimssamfelagnum og eiga at geva okkara íkast til at hjálpa teimum neyðstøðdu út í heimi inn á a grønu kósina so kunnu t hyggja eftir at tað almenna eigur at ganga fremst men tá i mann hyggur eftir teimum tir leiðini vit ganga so so saman ikki so nógv í fíggjarlógini til at vit fara at bøta um okkara cotveyútlát tað kundi kanska hugsast at eg kundi hvussu hugsað mær at htaðva meira í fíggjarlógini sum sum bendi á tá tað leiðina af tað almenna gekk fremst í á tí økinum

tá ið a ykið eftir endurvenjingum so hevur mann sett pengar av og taðer gott men tá eg hugsi e at aftaná mann eg farin út á sjúkrahúsinum og er viðgjørdur tá gloymi mann kanska vilíkahaldsvenjingina og millu anað hav víst á fleiri ferð talu o hoyrilæru og annað sum manglar á økinum

hábygninguin verur liðugur nú í sjúkrahúsinum tað er gott nú veit ikkium han ætlar at gera eitt hospiskt verður nevnt har úti eg veit ikki hvat hvar tær ætlanirnr at liggja men tað er hvussu nakað sum manglar í føroyum ókeypis sálarfrøði havi nónvt fleiri ferð men tá ig g so hyggi eftir skúlaøkjunum so hyggi eg at eftir fólkaskúlanum til dømis so so er hann bara framskrivaður tað sum játtanin er framskuað tað er hon gjørd nú í tað eru fleiri samgongur sum hava gjørt tað tað er ikki tað hetta er eit ein dømi har hevur mann trupult við ati styrkja um játtanina sjálvt um mann veit at tørvurin gerst størri størri á at fáa fleiri pengar til økið men nøkur góð ting er hend fremmandundirvísingin hon hon er styrkt og tað er gott tað erneyðugt og felagið fyri lesi skrivveik fáa eisini fleiri pengar tað er eisini neyðugt men eg hugsi at tá tað kom til at fáa til dømis sálarfrøðili styrstø úti í skúlanum og fáa serkunnleikan úti í fólkaskúlanum tá vildi mann ikki siga ja longur og tað haldi er skeivt mann hevur sernágma økinum men tað er bara ein vegleiðandi ella ráðgevandi partur har sum mann manglar ein viðgerandi partur og eg haldi heilt víst at tað r ein mangul á økinum av at ikki hava sálarfrøðingar úti í nú hevur mann og tað kundi eisini verða barnagarðsøkinum úti í barnagørðinum ella ein kompirnatión nú hevurmann eitt eitt royndarprosjekt í klaksvík sum eg skilji lagnum vónandi fær mann innlit í og úrslitið av tí har mann hevur sett ein sálarfrøðing í á skúlan á skúlatrøð saman við kommununi og vónandi fær mann upplýsingar um hvussu hevurgingið og um tað vegurin at fara fara í øllum førum eg eri iva vístur um at tað er eg kann taka onkur fram sum tað ikki hevur kanska verið frammi tað er tað at mann roynir at og sum kanska onnur ikki hava tað at ann roynir at nýta um at gera kirkjurnar við við góðum fasilitet til koyristólar og og vesifasilitetir mann hevur roynt at mann roynir at gera busstopstøðin soleiðis at rørslutarnar kunnu við við bussinumta koyra við bussinum tað er gott r víst á at tað hava verið manglar og og tað vísis at landsmaðurin tykist atlektirektar og hevur fingið pengar til at gera hesi átøkini í lagi so mann hevur eisini sett pengar av til at gera lendingar á útoyggju tað er gott tað er neyðugt men eitt sum eg ikki heveri sonógv frá me tað er stuðulin til mann hevur ein stuðul í dag sum mann meinti var for lítil og øll vóru við upp á at mann skuldi hava ein hægri stuðul mann ætlar at smíða skip í føroyum tað heurmann so roynt við við fiskirannsøknarskipinum men so g más snakka um at gera nýggjar nýggjstrandferaskip tað er so ikki í fíggjarlógini her men har meini eg at mann skuldi havt eina ætlan og atstrandferaskipið varð so bygd í føroyum ogu mannskudigjørt eina raðfesting har summann setti tag á skrá sum hevði komandi árini kundi farið í gongd

havi eisini vitandi um at a at bústaðartormurin sjávandi er stórur í føroyum og har er ein l kann ein floskolsu vera at matsikuleringin er ein ein avbjóðing tað við hvussu slat meg forstaðið og tí eg haldi at mann skal hygja upp á tað vil eg heiti á landstýrsmannin at hyggja upp á tað um tað kundi verið ein skjótari at

í fíggjarlógini er eisini soleiðis at dalstunnilin bara hav fingið sær níggju milliónirnar sum tar snakka um so oftani staðan fyriat fáa sær átjan sum gera tað at tunnilin verður liðugur skjótari har meini eg at vit gera púra skeivt at dríggja hesa verkætlanina heldur enn at gera hana sum hon eigur at gerast við at tjúgu milliónir verða játtaðar á fíggjarlógini tað gevur ikki meining at játta ov lítið av pengum til ait arbeiði sum bara skal fyriganga helvtina árin

manni hevur eisini gjørt ymiskar íløgur í vágum tað er gott sjónstýr fyri gongdini novembur busskoyringin til gásadals er kjøtfest og man ætlar at flyta veðurstovuna vestur heilt skjótt og sjálvandi skuldi hon verið bygd í samband ella samráð sjávandi við samstarvi við veðurstøðini í havn soleiðis at flogvøllurin verða útbygdur og tað eisini er í tí útbyggingini tað var talan um at hava eina hava bussruddu til vesturmanna í samband við miðnámsskúlan og havti fingið eina alarútbúgving sum er sera gott í vestmanna men har haldi eg ikki eg síggi á fíggjarlógini at mann hevur kjølfest eina bussruddu til miðnámsskúlan sum burdi verið kjølfest tí grundarlag var fyri tí eg veit ikki hvat landstursmaðrin ætlar á tí økinum men tað burdi staðið á

og har eru nøkur stór arbeiðir í gongd ella sum skulu fara í gongd og tað verður spennandi at síggja hvussu i leikur ferð ætlanin er at gera eina einaein fylgibólk á politiskan fylgibólk eisini sum kemur at vera týdningarmikil í tí arbeiðinum eg vænti mær nógv av tí arbeiðinum og vit fáa at síggja hvat komandi tíðin fer at vísa e annars eru nógv onnur ting mann kundi nevnt men tíðin loyvir tað ikki eg hugsi bara at tey góðu tingini á fíggjarlógini vóni eg verða veruleiki meðan tey tingini sum mangla mugu bara vísa frameftir og vita hvat ið vit kunnu eg eti mær hvussue at vera við til at royna at fáa lýst tey økini takk fyrija tað er ein viðmerking siristenberg gersu væl takk fyri harra formaður ja ø jóhans joensen var inni á hasn her við kirkjunum og tað hevr verðuð viðgjørt her onkuntíð og soleðis sum eg havi skilt tað so tað verið einlannar trupulleiki við at tað er gamli bygningar tí friða og tað er so trupult at gera umbyggingar ta nokk altso visti mann skal hava við atkomu fyri øllum vesifasilitetir so krevur tað nokk eisini lógarbroyting og ikki bara tkanska játtan so at har í hvørfall okkurt at gera og so er taðhetaher við strandfara skipinum at mann ikki hevur lagt upp fyri tí tá ykur vita hvussu slitun tey eru og o og mann byggir tunlar og vegir og annað men mann gloymir kanska ofta tey sum sigla tí at teirra farleiðir eru eitt sindur øðrvísi men men tað hava hvussur verið øgiliga stórur problemir tey síðstu tvey árini í hvørsfalli mann setti ta í nólsoy og aðrastaðni so at har er eisini tørvur á eini endurnýggjan og her eru so ikki sett nógv av til tað so itt eg skilji johannes joensen ja tað við kirkjunum tað er tað eru nógvar av teimum gomlu kirkunum sum ikki hava tær tær fasilitetir sum tæir burdu havt
og ikki er o ofta deyt sum mann sigur og tí er tað gott at mann hevur fingið møguleika
til at fara í gongd við at at umvæla ella ella at gera tað soleiðis at tað møguligt hjá til dømis rørðslutarnavn og summarinir hava ikki ikki vesifasilitetir og annað sum mann má krevja frá eeinum bygningi í dag so so tað er gott mám at fingið tær tæir møguleikarnar tað við strandferaskipunm tað helt eg var ein ein semja í tinginum um at mann skuldi endurnýggja altso flotan hjá strandferðsluni men tað vísi sg ikki at at tað sæst aftur í fíggjarlógini so eg veit ikki um mann hevur raðfest tað seinni men tað sum eg síggi tað er tað at mann ikki hevur í øllum førunum sett skjøtil á at byggja skip í føroyum til strandferðsluna takk fyri ja takk fyri nú verður tingfundurin niður lagdur og uppaftur tikin í morgin
sjónda
oktobur klokkan tíggju og tá er fyrsti røðari khristian andreasen so tingfundur verður niðurlegdurso er tingfundurin uppafturtikin og vit halda fram við umrøðuni av løgtingsfíggjarlógini fyri tvey túsund og tveyogtjúgu og nú fær kristian andreasen orði ger so væltakk fyri hara formaður eg má siga tað at tað er við eitt øgiliga tæmt orðaskifti her á løgtingi um fíggjarlógina og man kann pyrja sjálvan hví tað er
eg trúgvi tí at orsøkini er kanska tann at tey flestu eru til freds tey fáa jú tað sum tey hava við um og tað eru ongar sparingar á skránni tað eru góðar tíðir vit tað yvirskota fíggjarlógini tí at vit hava skorið nakað íløguverk sum ikki klára at brúka vit klára ikki at longa at brúka tað so sjálvt sum um tey hóttar tað síðari og eg veit ikki at vit skulu leggja tann góða stemningin tað yvirst tú í men tað sum er mín stóra stúran í her tað er at tær almennu útvørslurnar vaksa for skjótt tær vaksa skjótarnar inntøkurnar og tær vaksa út við trý hundrað milliónir í næsta ár ið sum bara fylgist ferðar yvir talið trý hundrað milliónir so svarar tað til eina millión um dagin í hvussu tl hvønnm gerandisdegim í árinum og visu útreiðslurnar vaksa skjótari inntøkurnar so gongu tað galið fyri tað seinni tað vita vit landstýrismaðurin hann sigur í framløgu síni á fíggjarlógini at rygni fíggjarpolitikkuri í næstu árini hevur sum endamál og stavnhald at betra n
og hesa ambitiónina og hetta endamálið kann eg sjálvandi taka undir við hin vegin má eg siga tað ati eina ambitión uttan eina konkreta ætlan tað er jú ikki annað enn ein ein dreymur meg má eg siga tað skulu konkretar handlingar til fyri at røkka eftir endamálinum at vit fáa langtíðar haldføri í føroyska búskapin vit mugu altso leggja ætlanir hvussu vit røkka te ítøkiliga málinum og eg sakni at mann melda greitt út hvussu vit leggja langtíðar ætlanir fyri føroyska búskapin tað er at fegnast um at fíggjarlógin komandi ár geva itt yvirskot og tað er eisini gott at fíggjarmálaráðharin hevur sett fokus á íløgu játtanina soleis at tað veður hildið eit vakja eyga við íløgunum og eg kundi gott hugsað mær at mann faktiskt dráðlaði nakrar av teimum íløgunum sum vit hava sett út í kortið tí vit hava simpinki møguleikar fyri at brúka so so so stórar resursur upp á ta tíðina sum tær eru játtaðar til so tað er hvussur haldi eg tað eri mín áheitan á mann og og tað skal fíggjarmálaráðrin hava rós fyri at mann her sett fokus á ati dríggja okkara íløgur sum eg sett eftir kortin sjálvandi tað arbeiðið sum er farin í gongd tær mugu koyra men eg mánn má gera nakað við tær útreiðslurnar sum standastað á ílegumum og og at vit mugu trogja rígjartr út og vit hava góðar tíðir og vit kunnu kanska goyma tær tilverri tíð or sovíðari og tað er eisiniat fegnast um at konjakturarnir eru við okkum við lágum arbeiðsloysi og nógvum virksemi og at vit sum samfelag hava stóra nettugáhogn móti ve útlondunum við og við húskjum og virkjum við lágari skuld og tann føroyska landslandskassaskuldin er lág í mun til onnur lond hon er trígjar komma níggju milliardir sum ikki eru meir enn átjan prosent av bruttitjóarítøkuni og tað er einki anað land sum kann sum sum hevur so lágað skuld sum vit hava sambera okkum við men hóast búskapurin í ár veksur kanska átta prosent og um mann roknar við kanska einumprosent næstu ár so hava vit ikki nakað veruligt yvirskot á og tað kemst aftur av hesum her ógvusligu rakstrarútvarkinum sum vaksa alt ov skjótt eftir míni meting og tað kann iki halda fram vit mugu seta tálmandi tiltøk og ikki minst tá vit hugsa um hvussu svikalig inntøkur vit hava í samfelagnum vit hava vit hvílu á tvey bein ums sga t fiskivinnuna og alivinnuna eina kanska eisin vaksandi ferðavinnu men inntøkugrundarlagið er fór svikaligt til at vit kunnu bara koyra fullranhett í fleiri ár við við undirskoti og at útreiðslunar vaksa stóranintøkunar útreiðslurnar í næsta ár vaksa jú í mun til undanfarna fíggjarlóg við henum fýra prosentum í síðstu viku tá kunngjørdi hagstovan eina fólkaframskriving í føroyum altso hvussu samansetingin fer at vera og tað eru góð tíðindi og tað er soleiðisn at eg er góðar tíðir í føroyum og tað hevur viðført eitt vaksandi tal av starvsmøguleikum í føroyum sum hevur gjørt at unga fólkið í størri størri mun flytu heim aftur til føroyar og tað er at fegnast um og tað er tí okur tað er góð tíðindi tí framskrivinginat vísa tað at í fjør var tað til dømis soleiðis at mann roknar við um tjúgu ár tá vóru bara tvey komma fimm fólk í arbeiðsførum aldri fyri hvønn pensjonist nú er tað hækka upp til trý og tað bar tíð úg tað at vit hava jú longu her staðfest eitt størri langdíð haldføri en í føroyska búskapinum og tað haldi eg er øgiliga áhugavert og tí sakni eg eisini at mann ger eina dagførda útrokning av okkara fíggjarpolitiska haldføri ella okkara fíggjaja áfíjfíggjarligu haldføri í føroyum tí vit hava havt eina øgiliga stóran tilflygving í føroyum síðstu árini og vit hava eisini havt stóran inntøkuveitstur tað va øgilga interssant að sæð útreiðslurppper húski upper fólk og og hvussu hvussu sær okkara haldføri út men vit mugu eisini fyrihalda okkum til vælferðarútreiðslurnar sum fara komandi komandi árini at vit vita tað at útreiðslurnar til eldra økið og til ta tey eldru tað fer at økjast heilt kolusalt komandi árini og tí mugu vit hava eina langtíðar framrokning hvussu hvussu klára vit at fíggja hesar útreiðslurnar

tað er tað at løgmaður segður í í í ólavsøkurøðuni at mann ætlar sæ at fara í holt við einskiljingar altso tað sum eg hugsi um tað er at mann eigur at minka virksemið hjá landskassanum eisini fyri tað sum ikki er landskassa virksemi og har er tað eg hugsi um til dømis sbank norðdigk hari ikki statvekk partabrøvini í einum skuffu í fíggjarmálaráðnum hví ikki fáa tey selt soleðsinar at vit fáa minka tað og fáa konsultera landskassan við teimum pengunum sum koma in fyri tað eg haldi eisini at postar sum í dag rekur virksemið í kapping við privatar aktørar sjálvt fylgilit eiga atvera einskilt og tað ongantíð for skjótt altso tað e eingin meining í at at landskassin liggur og og kappast við privatar aktørar á økjunum og tað er kanska ikki serliga populirt at siga tað men er tað ein almen uppgáva at reka eitt eina eina telufyritøku kappingaarðar eg haldi ikki man veigur hvussu hyggja eftir tí soðiðsan at mann kann fáa útfasa nøkur avhasum her almennu feløgunum og tænastunu sumvit haga eg haldi eisini at man eiga útfasar aðrar almennar tænastur til dømis materikulering sum í dag tekur eina eviheit at fáa avgreitt øðrum londum verur tað gjørt av privatum hví ikki eit tað í føroyum hví ikki hugsa at fáa minkað hendan her varsignað í almanna landskassan so so nógv sum

eitt annað sum eg eri sindur stúrin yvir tað er tað sum man kann kalla fyri tann grøna umleggingin hon kemur hon skal koma og tvit ikki finna eina politiska loysn á hvussu vit kunna fáa ferð á elektifiseringina áv samfelagnum tað fer at vera ein veldigur trupulleiki fyri føroyska samfelagið um nøkur fá ár og tí mugu vit finna politiskar semjur eisini um trupulleikarnar við mytjncv

gera vit einki so riskara vit at eitt nú alivinnan ikki kann gera tær útbúgvingar sumtey hava hava ætlanir um og heldik kankn serliga tann fisk sum tey hava framleitt harra formaður mín áheitan er til politsku skipanina at seta arbeiði í gongd við at leggja eina ætlan fyri langtíðar haldføri í í fíggjarpolitikkinum vit mugu innføra karmar fyri okkara nýtslu undir undanfarnu samgongu haldi eg karmarnir fóru í nevnd men tað kom ongantíð aftur úr nevnd vit mugu sum borgarlig samgonga vísa verkið at vit eru borgarlig og at vit klára at halda aftur í almenna útreiðslun øtað ber ikki til at lata útreiðslurar vaksa sjó sum tay gera nú og vist tú ikki gera vist ú ikki at seta okkumnøkur amboð ella hava nøkar amboð at taka til so verður tað sum fíggjarmálaráðharin sigur í n sínum endamál við fíggjarpolitikkinum so verðu tað bara ein hvørvisjón so blívurtaikki sig nakað so

ja takk fyri so er tað viðmerkingar ruttvang fyrst ger sovæl takk fyri ja ø kritin andreasen er púra rætt í at fíggjarlógarviðgerðin verðu tom og kann mann sjávandi hugleiða um hví tað er men eg má siga t eg eri eitt sindurvónrík aftur í morgun eg haldi faktiskt khristian andreasen er tann fyrsta røddin í samgonguni eg havi hoyrt higartil sum hevur tosað við eina borgarligari rødd og sum onkursvegna eisini tekur sær ábyrgd av støðuni sum hon er og tað gleðir meg tað má eg siga at tað kanska ikki sæst væl aftur í fíggjarlógini tað er so tað sum tað er men men tað er gleðiligt at onkur hevur innsæð tær fíggjarligu avbjóðingarnar vit hava við langtíðarhaldføri í føroyum takk

tað sum eg haldi vera gott og og gleðiligt er tað ati vit hava góðar tíðir og tað er at gleðast um vit hava høga rindtøkur vit hava eina borgarliga samgongu
og tað er ein borgari samgonga sum er før fyri at stinga út í kortini á fíggjarpolitikk tí eg eri bangin fyri at hevði
kom til í løgtinginum so ið støðan ongantíð kunna blíva loyst og tað er gleðiligt at rottvang signalærir at hon vil vera við okkum í borgarætlanini at leggja á hevðin fyri føroyska búskap tað meit ikki takk fyri hara formaður eg má bara siga at tað er púra samdøgur hjá hendanum tí hannum vísir á hetta er í sambandi við raksturin av fíggjarætlanini og munurin millum tað við íløgunum og rakstur altso tað er ein avbjóðing í sær sjálvum at kunna halda raksturin niðri og upp á tann mátan eisini kunna hava pengar til íløgur er eisini samdur í tí at tað er eisini umráðandi at vit ikki seta meira ferð á enn neyðugt nú plagi ikki at vera tann so talið fyri fyri at
mann skal niður raðfesta íløgurnar
men men í tí støðu sum vit eru í samfelagnum so haldi eg tað er púra rætt at mann hyggur eftir tí og at mann fer inn og ger eitt arbeiði soleisinr at mann klárar at halda rakstrin niðri á einum fornuftigum støði feri síðani at kunna hava ein sunnan rakstur og harvið eisini kunna hava sumt samfelag og gera tær íløgurnar sum skulu gerast í framtíðini sum eru neyðugar at gera inn í framtíðini takk fyrihristian andreasen ja takkfyrahara formaður tað er púra rætt sum túð hevur sagt vit mugu gera
a eina langdur ætlan fyri fíggjarpolitikkin hvatkr íligus skulu
hvt gera hvørji instrument skulu vit brúka fyri at tálma tí almennu nýtsluni hvussu minkau vit um virksemið hjá landskassanum og sjálvfylgiligt tað skal eisini halda saman við tí vøkstri sum er í samfelagnum tað er eiini eisini tað er eisini við einum kolusalu vøkstur í samfelagnum sum sjálv fylgi tigt braktigar ina økta útreiðslu men hettahevr langdi haldførari sum eg trúgvi eisini at batna síðan vit koma til við við við tilflytingum og suvíðari og meira ungu fólki í samfelagnum lat okkum gera nakrar útrokningar sum vísa hvussu okkara haldføri sær út og handla út frá tí takkfyra hara formaður ja so er tað eygun samelsen ja takk fyri harra formaður ja kristian andreasen las upp okkurt við at endamálið við fíggjarpolitikkinum stóð í her var et er við at tryggja langtíðar haldføri og so tosaði hann um at uttanætlanir so var tað bara ein dreymur eg trúði eisini eg droymdi tá ið eg hoyrdi hannseyði tað tí at visti mann hyggur eftir hesari
tærlógini so hvussu nógv útreislurnar
vaksamt pluss tað at at mann hevur undirskot bæði trýogtjúgu fýraogtjúgu og vit vita at har eru nøkur ófíggjað ting sum mann bara rullar framman fyri seg millum annað hetta her við skattalættan til pensjonistar sum vara hundrað og fimmogtjúgu milliónir sum bestemt ikki kann økja um nakað haldføri so har eru nokk so nógvir trupulleikar haldi eg sum sum mar rullar framman fyri sær og óðansæð og mann er samdur ella ósamdur so haldi at ð er nakrir trupulleikar sum mann má taka upp og gera nakað við tað nyttar einki bara ignoreraa te og rulla kavabóltin framman fyri sær tí eina ferð eina ferð brestur su mann siga takk fyri so er tað christian andrasen takkyhrar formaður ja tað er rætt at tað skuldu handtaka handling til og eg kann
bat siga tað at tað verður viðgjørt í í samgonguni og og og samgongan er sanniliga
uppmerksovum uppá trupulleikan og arbeiði við at finna langt til loysnir so eg trúgvi at skal ein loysn finnast so er tað ein borgarlig samgonga sum kann gera tað tað verður ikki vinstavongurin í løgtingi sum klárar at gera tað takk fyri harra formaður síðani er tað annika olsen gerst væl ja takk fyri harra formaður eg skal eitt stakka av kristian andreasen fyri eina góða røðu kristian nevmer við at hevur við fíggjaligum haldføri í okkara búskapi og tað eru jú nógvir parametrar sum tryggja okkum tað tað er millum annað ein framhaldandi fólkavøkstur sum eisini ger tað at mann tryggjar haldføri pensjónsuppsparing og so bíðari men so næman hetta her við við rakstrunum og plaga at leggja langtíðar íløguætlanir men okur hava ikki traditión fyri at leggja ætlanir fyri okkara rakstur altso langtíðar rakstrarætlanir so tað hevði kanska verið øgiliga skilagott annars sum varð kristianin inni og at tað hevði orkuni og er tað nakað sum eisini er haldført so er tað tað at okkurt leggja

av okur koma burtur frá oljuni sev er í so máta sjálvandi ein ein lyklaleikari í øllum tíð men í fíggjulógini er ein komma átta millión sett av til orkumál metir kristian andreasen at tað er nøktandi ei mann ikki seta munnandi hægri upphæddir av til
jú tað er heilt avgerandi at koma í gongd við hasum har ið og
tað er trupulleikin her er bara tað at tá tú nevnir orð í sev so fær so fer alt upp á flaksa og mann fer í holt við ein eit við ein eit við eitt kjak sum einki hevur við veruleikan at gera eg trúgvi at at tað er øgiliga viktigt at landstýrismaðurin nú setir seg niður saman við cv og kommununum og finna eina semju soð sum vit kunna koma gongd eg haldi atvit eru í komin í gongd tað tað er bara spurningur um um at fáa sett oyrðdi út í kortingin ær soeisin at vit eisini alment kunna siga hvør ætlanir eru eisini at løkin tepara tí tað ereingin ivið um tað at tørvurin á streymnýtslu í føroyum fer at økjast heilt heilt við tíðind í komandi árinu og tað mugu fleiri tað mugu fleiri partar til at vitja við til at loysa takk fyrha formaður ja so er tað bjart samuelsen ger so væl takk fyri eg fár rósa christian andreasen fyri tvey ting annað er at hann fyrst tekur fram tað álvarsemið í tá ið tað ikki er samanhangur ímillum inntøkur og útreiðslur hjá á fíggjarlógini tá ið tað ikki er langtíðar haldføri í búskapinum tað er ógvuliga álvarsamt og hitt er at hann leggur stóran dent á vinnulívið sum eg haldi er vinnupolitikkurin er øgiliga bleikur ella ósjónligur hjá hesari samgonguni altso tá snakrkeg um
vinnupolitikk enn fiskar
sinpolitikkin sum sum samgongan hevur gjørt nógv við men tá ið hann so sigur at taðer ein borgarlig samgonga sum er trygd fyri at fáa at stýra hesum so er tað beint mótsatt á tí sum stendur á síðutretivu í búskaparfrágreiðingini her stendur beinleiðis at tað byrjar tvey túsund og fjúrtan nei tað byrjar í tvey túsund og átta og heilt fram til tvey túsund og fjúrtan byrja tá byrja útreiðslurnar at yvirhála inntøkurnar so stendur beinleiðis at frá fimtan til nítjan heltu tíðarskeiðið hjá kristina hfoss vegna tjóðveldið er landsstýriskvinna í í fíggjarmálum tá er inntøkurnar hægri enn útreiðslurnar tavil siga vit fingu stýr á búskapinum og tað bleiv so stendurckhristian andreasen
ger so væl takk fyri harra formaður
alto tað er so eisini við tí at tað byrjaði ein øgiliga ógvusliga øking av útreiðslunum hjá fíggjarlógini tá ið í undanfarna samgonguk kom til útreiðslurnar í tveyúsug sekstan vuksu við einum fýra prosentum og tað helt ár fram øll árini og vit hava ein vøkstur komandi ár beið trý komma g sjey prosent so í prosentum er tai sum so ikki nóg størri út rveiðsluøking enn tað sum var í undanfarnu samgongu eg sigi ikki tað at eg tað allarbesta hevði verið at mann gjørdi eina breiða politiska semju um hesi viðurskiftini su bæði samgongu o andstøða tóku ábyrgd av at leggja nakrar fastar karmar fyriøkingina komandi árini alt passera upp á eina útrokning av okkara haldføri og at vit eisini gera eina langtíðar íløguætlan soðisinar at vit vita hvat hvat vit eisinitaka hatt fyri teimum øktu útvarplnu sum færa at koma á eldraøkin í komandi árinum annars endar tað galið og tað mugu allir partar bra altso tí hava allir partar vein áhuga í at gera ni langtíðar semju um hattahar takkfyri hara formaður ja so er tað siri stenbergfyri harra formaður vistimann hyggur eftir os
mann æt útireiðslurnar upp á tvey ár longu úr
øktar meira enn tær vóru úktar øll tey fýra undan farin ár men tað var ikki tað igsum eg ætlaði snakkað um tað var tað við at gera langtíðar semjur tað haldi er ótrúliga viktigt og tað er fleiri øki mann kann gera tað á og eigur at gera tað á og taðer erið nógv frammi um at a er at við at fáa gjørt eitt sannferslugt gjald sos at ann mann tryggjar sær tað at mann framhaldandi kann útbyggja samferslukervi og har er tað sjálvandi alt tað við suðuroyartunlinum sum eisini spælir inn hvussu sær khristian andreasen fyri sær at okur koma víðari við málinum um suðuroyartunnil og tað at fáa gjørt eitt samferðslugjald soleðis at øll upp á einalan máta verða knýtt í at mann hevur eina skipan framúr sum øll verða við til at fíggjachristian andreasen mær vitandi hevur samgongan í langdtíðaríleguætlanini tikið hætd fyri en suðuroyartunnili og arbeiðir framviðis við tí málunum vit hava ein trupulleika kann man siga við eysturoyartunlinum sum hevur fingið ein ein ringan starvt eg trúgvi at eysturoyartunnilin kemur upp á pláss tá ið vit hava justerað gjøldini í tunlinum og fáa eina økta øktari ferðslu so eg i opti mist ist varv
vit eisini kunna seta tað á skrá tað er hvussu mín vón

best ø okur vita tað at okur búgva á
kanska í heimsins kova okur hava ríkt tilfeingi okur hava rakskt fólk okur hava góðar førleikar okur hava sterkan mentan okur hava alt tað sum skal til fyri at okur hava hava tað gott í føroyum og sjálvandi er tað nógv sum altíð er neyðugt at gera men okur vita eisini tað at alt kann ikki gerast í senn og soleiðis vil tað altíð vera mann kann vera ósamdur um um tær ymisku raðfestingarnar men í hesari fíggjarlógini haldi eg ikki tað er er endiliga bara tað sum er upp á angi men tað er kanska meira at mann er ósamd
er um sjálvan fíggjar politikkin og vit ikki kann lesa bara tríggjar reglur burtur úr búskaparfrágreiðingini á síðu tretivu formansins lívi so er
ha víst á eina mynd ein graf evorðið fíggjarlógina te tey seinastu mongu árini frá sjeyoghálvfems líkafram til fimmogtjúgu og har stendur at sambært mynd átjan som sæst á útreiðslurnar hjá landskassanum vuksu skjótari enn inntøkurnar frá átta til fjúrtan og frá fimtan til nítjan eru inntøkurnar hinvegin vaksnar munandi skjótari enn útreiðslurnar tað hevði við sær at landskassin hevði avlop frá sekstan til nítjan og so ser man á myndini at tað aftur gongur hinvegin og tað havi eisini verið nógvar útmeldingar um at mann í so góðum tíðum sum nú eigur at hava eitt størri avlop á fíggjarlógini tí nær skal mann enlars hava tað yvirskipað við hesari fíggjarlógini so er lagt upp tileitt lítið avlop í komandi ár eg havi eisini undrast nókk so nógv á at tað er sett upp sum eitt bragd tí at í veruleikanum er tað at kom upp at turta aftur aftaná mann sjálvur hevur verið á botni so tað haldi eg ikki er er er tað stóra bragdið sum tað verður gjørt til tá ið mann so hyggur eftir hvus su mann fer yvirskotið so særst tað týðiliga at tr tíman fær eina eingangsupphædd inn frá bantnorðdik og tað tá veit mann gott tað at tað er ein inntøka sum ikki kemur aftur so uttan ta inntøkuna so er ivasamt um tað yvirhøvur var nakað yvirskot og tað sum kanska er tann størsta vandin tað er tað at hetta er ikki e varandi og tað er kanska okra høvuðs atfinning tí í veruleikanum so rullar mann ein kavapotl framman fyri sær og tað er ikki hálvpart í longdini tað eru eisini nøkur tøl sum eg haldi at okur eiga t hygja eitt sindur næðri eftir í mun til fólkatali nú síggi eg teg forskelda úti á miðlunum í dag og sjálvandi eru øll glað um at taðher verið stórur fólkavøkstur tey seinnu árini men tað stendur í dag at fólkatalið veksur men barnatalið veksur ikki og tað eru altíð sovornir ting sum eru allarmerandi fyri ella sum mann í hvørfalt skal taka í álvara í mun til framtíðina tí at tá okur vita at okur hava ein trupulleika við haldførunum á fíggjarlógini og um mann sær at mann rullar nakrar útreiðslur framman fyri sær so merkir tað eisini at tað er framtíðin sum kemur at betala tær útreiðslurnar og vissi barnatalið minkar so verður tann byrðan hjá teimum sum koma aftan okum so nógv størri enn hon hevði pljøst at við verandi gongd so er so er tað í hvørfalli nókv sum talar fyri at mann skjótt kann koma í óføri visti mann hevur bygt sítt yvirskot upp á eina eingangs inntøku men hevur varandi fastar útreiðslur tað kenna okur øll frá okra egna húsarhaldi so kemur tað ikki at hanga saman og tað er eisini víst á at longu í trýogtjúgu so roknar mann ikki við at hava nakar nakað yvirskot ø tað er eisini okur hava eisini nakrar inntøkur sum kunna vera svikaligar okur vita feinldin kunna varierað nú veit eg ikki hvussu tað verður men tá sæ okkurt sum tíðir uppá man hvørfall ikki kann fiska kvotuna upp í ár og visti tað verur nakað sum sum verður yvir tey komandi árini so hava okur eisini ein størri trupulleika enn okur gera okum far um eg haldi t í fyrsta fíggjarlógin hava verið við til at viðgjørt sær eingin sparingur verið í einki sparið uppskot hevur fylgt við yvirhøvur ja tað kann gott verat eg verið soleiðis fyri eg havi ikki so ikki uplivað tað so eg haldi at her manglar fíggjarlig skynsemi tí mann brúkar meira enn mann hevur ráð til og eg haldi eisini at tað manglar at mann setir pengar til síðus til at standa ímóti við tí at okur vita at tíðirnar eisini verða verri tað gongur upp og niður og tað manglar sjálvandi eisini tað at hava pengar settar til síðus tí okur ynskja eisini sum flokkur at okur blíva eitt sjálvbjargi land eitt eg vist tað var eingin sum ynskti at korona kom og nógv hevur gingið gott í føroyum men sjúkan kom beint aftan á at hendan samgongan hevði tikið við og allir kassar vóru fullir og tað vóru pengar í búskapargrunnunum og tað var stórt avlop á fíggjarlógini visti mann ímyndar sær at hendan støðan ikki var so men at koronan rakti beint nú meðan mann ikki hevði s altso ongar pengar at standa ímóti við so trúgvi eg at okur úll høvdu fingið eina so nógv nógv størri uppgávu enn nagrantíð og tað er tað eg eri nervøs fyri at tey sum koma at sita aftan á hetta her tey fáa eitti øgiliga stórt upptak viski eg kann siga tað so at tað virkar sum mamman arbeiðitt sindurfrá hondini í munninum eg vil siga at tað er eitt sindur høvuðskritikkurin tá ið alt tað er sagt so haldi er eisini her góðar raðfestingar inni tað er gott at mann tekur fleiri inn at lesa sjúkrarøktarfrøði tað er bæði gott og neyðugt okur ynskja sjálvandi at man eisini fer at hyggja eftir at fáa tikið fleiri námsfrøðingar inn og tað er eisini víst á at mann fer at hyggja eftir at taka fleiri heilsurøktarar inn og eg veit at heilsu hjálpararnir hava arbeitt nokk so nógv við at fara hyggja eftir at fáa gjørt útbúgvingina lýnta so eg veit ikk hvar akkurá hvar tað málið er tað er eisini gott at mann framhaldandi raðfestir endurvenjing o mann setir tvær milliónir av á hvørjum altso bæði hjá heilsuverkinum og hjá almannaverkinum tú mást gjørt tað síðstu nógvu árini og har er statvekk nógv mann kann gera betri og tað er eitt øki sum heilsikulr blíva við at vaksa ogkommunurnar raðfesta tað eisini so era eisini gott at mann roynir at fáa sett fleiri kommunulæknar tí tað talið er faktiskt lækkað tað eru trýogtjúgu kommunulæknar á førstum starvi nú eg haldi tað vóru áttaogtjúgu fýrs stuttar tíð síðani so so tað gongur ikki tann rætta vegin akkurát tað og so haldi eg eisini gott at mann framhaldandi raðfestir gygni og at mann beginnar at taka eisini lærlingar inn til tað kostfakliga økið og fámjistunnilin er eisini ein góð raðfesting vist tað kundi verið nøkur ting sum kundi verið gjørd sum mann hugdi eftir sum mann má gera so eru tað eft her við hvat hvat skal henda við fólki sum er undir sjeyogtrýss ár sum hava ymiskar sjúkur sum sum faktiskt dettanir ímillum tá tað kemur til land og kommunur tað haldi eg ein eini verkliga virklga ein stór avbjóðing og hon er nógv størri í summum økjum har slett eingi tilboð eru og so tann langa bíðitíðin sum er í barnasúklatriðuni at man eisini m gera nakað munagott við tað suðuroyartunnilin er eitt mál sum liggur okkum nógva hjarta tað varð ikki lagt upp til í síðstu fíggjarlóg at seta pengar av men tað kom so í nevndini fimm milliónir á til forkanningar ø og nú er tað nógv sum tala fyri at teir pengarnir verða ikki brúktir upp í ár til at gera tær forkanningar sum ellars skula til s so mann kann akkurt sum spyrja seg sjálvan hvussu yvri er er mann eftir at fáa framt verkætlanina visti mann ikki klárar at brúka fimm milliónir til forkanningar tað haldi eg itt sidur undarligt ø okur sakna eisini eina politiska semju altso ap tað at mann tekur allar flokkarnar inn og fer hyggja eftir hvussu kann mann koma víðari við eini so stórari ætlan tað er nógv ting at taka upp tað er alt tað fíggjarliga sum er ein eini stóri stór semja sum skal gerast og linjuføring og stovna partafelag og tað er nógv ting so her má okkurt henda og tað má henda rættiliga skjótt smyrðil er eisini gamal og okur vita at tað eru avbjóðingar á tí leiðini og tað leið meg so víðari til tey gomlu strandfaraskipini sum okur eisini vita er slitin og hava tørv á at blíva dagførd og tað má eisini setast í eina langtíðarætlan tað er for seint at beginna upp á tað um nøkur ár tí okur vita tað at trupulleikarnir eru her og nú so er tað gott at sjúkrahúsverkið eisini verið raðfest tað hevur tað verið tey síðstu seks sjey árini eg vil siga tað tey árini frammanundan áðrenn okur tóku við varð tað ikki raðfest tað varð eitt eitt sera stórt lækna trot og tað varð eisini víst á atstarvsfólkatalið varð minkað við fýraogtjúgu fólkum frammanundan so har vóru ikki góðar tíðir tíbetur er tað ein raðfesting sum øll av staðið saman um tey síðstu árini men visti mann fer inn í fíggjarlógina og lesur virksemistølini fyri sjúkrahúsverkið so sær mann eisini tað at laperatoriurkanningar og ambulant virksemið kanska veksur men alt tað sum hevur við skurðviðgerðir innleggingar fólk sum koma ígjøgnum á sogiatska deplinum og a medisinska deplinum og so víðari tað øll tey virmtølini standa faktisk í stað so tað vil siga t mann hevur brúkt nógv meira pengar og sjálvandi mann ger meira kanningar men mann fer ikki fleiri fólk ígjøgnum korona er er nokk ein ein faktorur sum sum ger tað men eg haldi eisini at mann noyðist at fara in og hyggja eftir um hvussu mann hvussu mann brúkar pengarnar altso hvanmann ferð fyri teir tí ati okur eru blivu nógv fleiri fólk ogvir sta kokemur sama ófólk altso tala fólki ígjøgnum so ma flutt seg longri burtur frá viðgerðartrygdini enn mann enn mann hevði í í ætlan í hvørfall so eg haldi at tað er nakað mann eigur at fara inn og hyggja nógv meira eftir og so er ta ett her við menningarhjálpini sum eisini verið fleiri hava tikið tað fram okur hava í hvørfall gjørt eitt uppskot har okur fara at leggja fram nú ein av komandi døgum um at fáa hekka menningarhjálpina tá okur síggja eisini tað sum okra ábyrgd at hjálpa til eisini í teimum londum sum eru herjari av neyð og kríggi og og vanlukku so so sjálvandi eiga okur eisini t hekka tað o tað var eisini ein stór raðfesting í seinast samgongu har mann hekkaði tað munandi so her eru nógv ting sum eru góð og hereru eisini nógv ting sum kundu verið gjørd so nógv øðrvísi ov betri takk fyri ja takk sover ta viðmerkingar fyrst er tað helgi abramsen ger sovælharra formaður nú geri siðu stemberg nógv burtúr esum her at at undanfarna samgongu hevði avlop á hendan undirskot og og eg haldi eg veit ikki nógv manskal gerat burtur úr tí tí at vit eru nokk øll samd um tað at í so góða tíðin ey manna avlop øll eru samd um tað at útróstar vuksi for nógv bara hjá undanfarnu samgongu hjá hesari so tað kann mannpiastman

avavlopið hjá undanfarnu samgongu var orsakað av tveimum tingum fyri tað fyrsta forskattaðá pensjónum og ríkisveiting mær vitandi er er sirurstenberg hevur hon meint hvussu er fyrr at mann eigur ikki at telja forskætningina við og eg meini eisini ímóti hug at spyrja hana meinar hon at tað vara rætt at telja forskætningina við hjá undanfarnu samgongu og u meinar hon err rætt at hava ríkisveitingina inni um ikki so er stórt undirskot sini takk fyrisiristenberg takk fyri harra formaður visti mann skal sama líkna tverð fíggjarlógir ella tvey tvey skeið so mást tú
á barilig tøl og tað er tað sum hesar báðar hava tú kanst sama líkna tølini sum eru nú tú hevur akkurát í somu tingini
við sum tú hevði seinast og tú hevði so mikið avlop at tú kundi faktiskt havt tikið blokkin burtur tey mann kunna við sum mann vildi og tað fer í líktingi eisini møguleika til tí okur hava lagt tað uppskotið fram sjálvandi ynskja okur at hekka nei at lekka ríkisveitingina og hekka avlopið sjálvandi ynskja okur tað tað er einki í vegin fyri at hava eina nógv stýri avlop at mann hevur nú tí mann hevur so góðar tíðir tí í veruleikanum hevur mann eitt ikki eitt ordiligt avlop nú tí at tað er ein eingangshútreiðsla sum kemur inn og tað er fasta útreiðsluna at hekka at tað má siga ein og hvørjum tað at tað her kemur ikki at ganga at tú kannst ikki brúka meir enn tú hevur so tað áðentáðar hvat tú hevur um tú hevur samdur um grundarlagið at tað at brúka meirar pengar enn tú hevur tað tað kann aldrin vera gott tað trúgvar ikki at nakar er hann eg heldur takk fyri tær sær tann annika olsen gerst van ja formaður ja eg havi bara eina viðmerking í mun til tað sum
sirið nam
sigur stenberg næmin við við fólkatalinum ati at barnatalið ikki veksur einstórt og fólkatalið samla eg veit gott at inf og hevur eina eina tíðindastubbu í dag um at tit talanum børn í fólkaskúlanum men eg beri ikki so stóran óttan fyri tí tí at hyggi okur eftir tórshavnar kommuna so er fólkatalið fyri børn undir sjey ár í stórum vøksturi okur hava vøksur upp á fjúrtan prosent so eg trúgva hasi børnini fara at koma aftur í í fólkaskúlan tá tey vera tað eldri men annars so er taðn stóra avbjóðingin eingin ivi um tað tað er starvsfólkatroti serliga á dagstovnaøkinum og ág heilsuøkinum at okur fáa sett inn har og og veruligani fáa bøttum viðurskiftum soleis ok kunnu loftað børnum bæði í undirskúlaaldri og í skúlaaldri syristenbertakk fyri harra formaður ja tað tað vóru jú nøkur ár áðrenn hesin fólkavøksturin kom har barnatalið var so øgiliga lákt og taðer jálvandi ta ma sær aftur í skúlunum nú men tað sum var eitt sindu up á angin tð er tað at tað vara eisini tey børnini sum komu at betala fyri
tað eru avgerðirnar sum verða tiknar nú og hvissu tey eru fá í tali
so verður tann byrðan tað størri so sjálvandi er tað ordiliga gott við viðsæ barnatalið fyri tey smærru er hekkandi og tað tað hevum atn sett tay seinni árini men visti tað steðgar so er so er haldi eta r ein trupulleiki men starvsfólk á troti haldi eg er eri eitt kempistórt mál og tað er gott at mann tekur inn fleiri eftir sjúkrarøttafrøði og mann eisini fer a hyggur eftir heilsuútbúgvingunum og mann má eisini gera nakað fyri pedagogøki tí at vist tú ikki fyri nøktað starvsfólk á troti á hasum hasum økjunum á hasum trimum økjunum kann mann siga so brýtur okara arbeiðsmarknaður saman tí at hann er fortreytin fyri at fólkum at vera til arbeiðis so so har er nakað sum okur muga gera nakað nógv betri við enn enn í løtuni takk fyri eygun samelsen takk fyri harrar formaður ja tað verur tosað nokk so nógv um haldføru og so tosar mann um eg minnist tá ið vit
gjørdu pensjónsskipanina hjá okkum tá
kundi hesir her flokkarnir sum nú sita ikki taka undir við pensjónsu skipani tí hon var ikki nóg haldfør tað hoyrdi mann eg veit ikki hvussu nógva ferð um dagin samstundis hevur mann sjálvur broytt pensjónsskipanina við hundrað og fimmogtjúgu milliónum sum eru ófíggjaðir so eg veit ikki hvussu mann hvussu mann sær haldførir tá og so verður tað nevnt hetta her við forskatting av pensjónum og mann telur tað við ella ikki men eitt sum undanfarna samgonga gjørdi tað var at hon lækkaði skattaprosenti í forskattingina av pensjónum og hon flutti ein stóran part yvir í samhaldsfasta við í við tí nettupp við tí grundgeving at tað broytti tað frávera forskatta til at verða skattað við útgjald fyri at bøta um haldførið so at eg haldi t tað er nokk so løgið at hoyra hetta her haldførisprátið akkurát beint nú tí at mann ger tað øvugt av tí sum mann sigur haldi eg og eitt afturat so syristemberg takk fyri hara formaður
r ja eg eri púra samd við eygun samensen ats tá ið okur gjørdu
tað vat okur lekkað ett at kravda ingja at pensjónsinngjaldið lekkaði tað niður prosentpartin so var tað fyri tað at skattur skuldi fylgja við fólki tí at ntann partin sum bleiv fluttur yvir verður skattaður við útgjald so tað var eisini fyri at tryggja varksær framtíðar vælferðina so tá ið mann ikki kundi taka undir við ein pensjónsnýskipan tí hon ikki var haldfør so veit eg iki hvussu mann kundi komið tingi við ein penskipan sum var ófíggjað og sum faktiskt gav teimum p pensjonistunum sum eru best fyri tan størstu hekkanina og ikki tók held fyri at tað eru nakrir pensjonistar sum bara hava sambast fasta og fólkapersónirnar ligva av og ikki prioriteraði tey men mann prioriteraði faktisk serliga tey sum sum arbeiða og tað er ikki nakað við at tey ikki skulu hava góðar treytir men men men eg haldi at raðfestingin var skeiv at mann ikki valdi tey burturúr sum sum hava minst at liva fyri takk fyri aður
við suðuroyartunlum sum eg veit at syðurstevnborkurin arbeiðir nógv fyri eg hugsi at
spyrjia sirurstenberg hvussu hon um hon heldur at suðuroyingar mugu føla seg eitt sindur eg veitk u hen kann brúka orðið lumpaðar men tað kann formaður rætta um so er tí í fjør var øgiliga yvirskriftur um at hundrað milliónir um árið ella ein suðuroyartunnil men hvussu langt er prosjektið komi siðrurstenberg og er tað veruliga nakað at halda í hesum ætlanum sum samgongan sigur seg hava takk fyrihara formaður syristemberg takk fyri harra formaður ja eg haldi at okur voruð nokk so nókk sum vorðið ordiliga glað tá ið løgmaður segði haldi eg tað var í ólavsøkurøðuni at í tjúgu tretivu bleiv koyrandi av viðareiði til sumbiar haldi eg tað vr orðingium var og sjálvandi má tað liggja handling aftan fyri tað og í løtuni halda fólk eru eitt sindur vónsvitjin tað ber til at rætta upp á tað við at fáa sett nakrar íløgurpengar á men í løtuni haldi eg ta hongur eitt sindur í onga málatí so leingi mann ikki vil
alla flokkarnir inn og gera tær politisku semjurnar sum skula til
tí at ein so stór ætlan kann ikki fremjast uttan at tú hevur alt løgtingið við tær og tað ber ikki til at tað skal vera trý fýra fólk her inni sum royna at snakka um tað tað má vera nakað sum øll standa samanum og vissi ikki tú setir pengar av tú settir fimm milliónir av í fjør til forkanningar og tað er iki ein gangur ferdigar s at mann hevur verið so lítið íðin at mann ikki ganga hevr brúkt tær fimm milliónirnar sum hann setti av men mann flytir tað bara yvir til næsta ár so má eg siga at tað virka sum teg koma í ordilig drál í hesa skipan es her uppskotið men meni sjálvandi hava okur vónir enn um at tað fer at koma tí at hann skal koma tað er tað er ikki tað er so ein
kela sum tað tað er einki annað fer fer at loysa seg
takk fyri bjørt samelsen takk fyri atlaða spyrja siri stenberg altso tað er øgiliga lætt politiskt at geva út og hækka veitingar og uppskriva hetta og hitt og tá fær mann kanska gott væl vissu mann ger tað men fyrr ella seinni so brestur bumban og so er tað onkur sum skal alvorliga rudda upp og g at lari at spyrja siri stenberg um tú ikki stendur rættiliga greitt á síðutretivu ískaparfrágreiðingini at boða tær ferðina a fólkaflokkurin hevur sitið íð fíggjarmálnum so hava inntøkurnar vaksið skjótari lei so hava útreiðslurnar vaksið skjótari nn inntøkurnar og atlari at spyrja sirurstenberg um tað er normalt ella um ting venda høvdinum tá ið tað stendur ringasta til undir borgarligum stjórnum at gara út við útreiðslum vit hava øll eina ábyrgd her tað er ikki tað sjálvandi hava vit tað takk fyri syristenberg yri harra formaður ja eg valdi nettupp at lesa tað brotið upp í míni røðu tí at tað vísir nettup tað at hað at hava eini altso at at fólkaflokkurin tlømis umsetir fíggjarmál hevur ikki verið ein garanti fyri nøkrum sum helst yvirskoti tí ati tað e verið undirskot øll tey árini og tað atat
tað er lætt at brúka pengar tað er eingin kunstur tað kann ein og hvør gera
jað men tað at fara inn og og broyta strukturar og arbeiða skynsamt og seta pengar av og hyggja eftir hvar er nakað altso at at hava eina ordiliga fordeilingspolitikk sum tildømis at mann ikki gjørdi tað broytingin í pensjónunum seinast men mann hugdi meira um haldføri og hvør hevði brúk fyri at fáa eina hekkan tað er tað tunga politiska arbeiðið tað hevur mann slettik gjørt men mann hevur brúkt meira enn mann hevur og tað er alt sum tíð upp á tað at tað ikki fer at steðga tívist ann hyggur eftir tølunum fyri tey komandi árini sum sum verður víst á íg her so er tað longu undirskot aftur tí at hetta er fíggja við eina eingands inntøku so mann tori ikki at siga tað men hetta er sum tá ið mann blívu heitur eina løtu ta mann gera okkurt so er tað gjónu nols joensen takk fyri harra formaður ja tað vóru tvær viðmerkingar til siri stenberg í mun
til tað vóru tvey ting sum er heft
við tað sum undrar vit mest kanska í hesari fíggjulógini tað vit nevnt eisini fyrr tað er tað at tað starvsfólkartrotið sum hevur verið frammi og landsstýrismaðurin hevur sagt at tað fer at verða tikin ein flokkur av námsfrøðingum uppafturat og hann er ikki tikin upp og tí vil eg ikki vóna ikki og eg vil ikki hoyrt líka nógv innan fyri sjúkrahøvurin at tað manglar so tað er eitt sindur umvent at at mann akkurát raðfesti tað í hesari fíggjulógini hitt var sum eg havi viðmerking til og sum sum eg haldi er burturverg gjørt meir við tað er menningarhjálpin til útlandi og eg haldi vit sum sum eitt ríkt land eiga at markera tað eitt sindur meir og játta meir pengar til tað og eg haldi eisini at vit kundu rakt eina hond út í mun til til dømis foreldralegis børnini í morðaleguni kundu vit ikki tikið tvey trý børn heim her og givið teimum ein møguleika her í okkara ríkalandi takk fyri sýrisdagur takk fyri tey harra formaður ja eg haldi starvsfólk á tráð tað er ein so stór avbjóðing sum sum
um at taka í álvara og eg haldi tað er gott at mann tekur ein
flokk inn eyka av sjúkrarhaldafrøðingum tað haldi eg sera gott og eisini at mann fer at hyggja eftir at taka fleiri heilsurøktar inn sjálvandi má mann eisini gera tað við pedagogarnar tí har er faktiskt ein so stórur mangul og tað er longu ávíst tað at mann livir ikki upp til lógina í dag at tað skula vera tveir triðingar og ein triðingur býtið av starvsfólkum og eg haldi at eg visti minnist tað rætt so mangla enn trý hundrað og hálvtrýss bara fyri at liva upp til lóginaina í dag og tú ert ikki lagt upp fyri øllum teimum nýggju tænastu sum koma tí at almannarverkið byggir út og so víðari so har er nógv at vinna við at fáa fleiri námsfrøðingar tí at betri tænastu tú hevur til hvussu tú til børnini og tey smáu minni eigur tørvurin at blíva á hjálp seinni í lívinum og menningarhjálpina sjálvandi hava okur eisini eina altjóða ábyrgd so tað har eru okur eisini samd har er tað har kunnu okur báðir hjálpa og og eisini upp á nógvar mátar báðir við pengum og øðrum takk fyri
hann er tað hervør polstóttirsumfærði
takk fyri harra formaður føroyar eru millum ríkastu lond í heiminum vit hava eitt gott vælferðasamfelag men vit mugu altíð stremba eftir at útvikla okkara vælferðasamfelag so tað gerst enn betri í dag standa vit við fleiri samfelagssligum avbjóðingum sum kom at raka okkum nú og í komandi árini búskaparráðið var herfyri úti við tølum um at vit komandi tíggju árini koma mangla sjey hundrað starvsfólk í almannaverkinum túsund í eldrarøktuni hundrað og tjúgu sjúkraøkrtarfrøðingar ið mangla longu í dag eini trý hundrað g trý hudrað og hálvtrýss námsfrøðingar fyri at halda dagstovuna lógina eg haldi gott at mann við hesari fíggjarlóginir raðfestir at útbúgva fleiri sjúkrarøktarfrøðingar á setrinum tað er neyðugt men eg ynskt at mann eisini valdi at raðfesta at útbúgva fleiri námsfrøðingar í dag eru normeringarnar í dagsstovnunum ólugar vit megna ikki at halda
dagstovnalógina sum vit sjálvi hava gjørt vit hoyra um barnagarðar sum noyðast at steingja áðrenn
ti og foreldur mugu fara eftir børnum tí at tað eru ov fá starvsfólk til arbeiðis og eftir alt eitt øki sum tað har tað snýr seg um okkara børn og tey mugu fáa tær bestu treytirnar og korini í sínum í síni byrjan upp á lívi vit kunnu hvørki bjóða børnum ella teimum ið starvast við teimum hesar umstøðurnar samstundis segði eisini ynskt at mann valdi at raðfesta heilsuskúlan í hovi men landsstýrismaðun ar inni á onkrum í gjár um at hann arbeiðir upp á málið so tað tað gleðis eg um at hoyra meira um men vit standa sum sagt ví samfelagsligum avbjóðingum ið kunnu fáa ógvusligar avleiðingar tað mugu vit taka í álvara tí um vit ikki basa hesum trupulleikunum so standa einari støðu har vælferðarskipanin kann kolapsa og kolapsar vælferðarskipanin ja so koma vit út í eina samfelagskreptu sum gongur út yvir nógv fleiri geirar tí mugu vit tryggja okkum ela vit mugu tryggja okkum at komandi ættarlið hava eina betri vælferðarskipan enn vit hava í dag og ikki eina verri afturat tí so standa vit eisin við enum bústaðarmarknað og ikki rúmar okkum øllum bústaðir fara fyri okurt prísir og fólk verða noydd at skuldarbinda seg órímiliga nógv fyri at seta búgv í føroyum hetta rakað serliga barnafamiljur og ikki hava nógv um hendi tay eru nýútbúgvin skuldarbinda seg í fyrstu tíðini meðan børnini eru smá og og líið leingi tíð er til familjulívið tað átti at verið akkurát tá at vit hava mest tíð at vera saman við okkara børnum meðan tey eru smá og ikki tá tey eru blivin myndi og farin flutt út tá vit eisini uppliva at sjálvt vælútbúgvin fólk í føroyum ikki megna at ognaðu sær ei bústað ja so stendur heilt illa til at prísirnir blivin er so høgir

snakkið her øgiliga nógv um avbjóðingar men eg haldi ata øiliga nógvar avbjóðingar so eg fari taka ein afturat vit standa við einari avbjóðing fyri at leir ramtíðini hjá okkum okkara komandi ættarliðum í tað eina stóra ábyrgd fyri komandi ættarliðum mannaskapti veðurlagsbroytingarnar eru allarhelst størsta avbjóðing í heiminum í dag tað var tað eisini í føroyum áðrenn valið einogtretivnda august í tvey túun o nítjan og tað er tað enn í dag nýggjasta raporturin frá ipxcc vísi vísti at støðan faktiskt er verri enn vísindafólk hava hildið tí er tað serliga týdningarmikið at vit øll taka ein partr av ábyrgdini á okkum serliga tey londini í tí ríkara partinum av heiminum og tí skulu vit í føroyum eisini taka okkara ábyrgd ta er kanska trottandi at skula hoyra um veðurlagsbroytingar alla tíðina tað er eisini trottandi at skula minna fólk á tær alla tíðina men tað hvørva ikki við at vit lata eyguni orðuni aftur tað er livi ofta sagt síðan eg bleiv vald at mann skal brynja seg við toli alt gongur eitt sindur seinni í politikki enn man hevur hug til men tað skal valdast hvussu tolið man kann vera veðurlagspolitikkurin sum bleiv samtykt í tvey túsund o níggju gekk út fyri tvey hundrað og áttaoghálvfjerðs døgum síðani tvey hundrað og áttaoghálvfjrðs døgum síðani og vit hava onga nýggjan veðurlagspolitikk tingið enn tað liggur eitt uppskot út í landsstýrinum tað lá eitt uppskot áðrenn samgongan kom til ait sum ar nógva ambitiøsari tað valdi mann at skrátta og geraist nýtt

vit eru ikki ov lítil til at merkja avleiðingarnar av veðurlagsbroytingunum og tí eru vit heldur ikki ov lítil til at taka ábyrgd og har eru ikki bara in ein loysn tað vita vit ein loys til at minka um veðurlagsbroytingarnar tað skuldu nógv átøk fremjast fyri stuttari tíð so tóku partar í vinnunesi saman í felags við at skula skerja teir útlát við hálvtrýss prosentum og landið søkkur afturúr landið má ganga á ádda í øllum lógum og arbeiði sum vit gera skulu vit taka atlit til veðurlagsbroytingar og til útlátið tað eri nú vit skulu gera broytingarnar so at komandi ættarliða hava somu møguleikleikar og atgongd til náttúru sum vit hava í dag vit kunn ikki halda áfram at siga at vit skulu gera okkurt at vit eru millum tey fremstu og so víðari tí tað passar ikki men vit kunnu vera millum tey fremstu visu vit velja at seta pengar av til tey átøkini sum vit skulu fremja millum annað við at seta pengar av til at leggja almennar bygningar um til grønar orkuskipanir millm ana við at fáa sett ferðir á framleiðsluna av grønum orkuskipanum og so víðari at geta lættari hjá fólki at leggja um tí eitt oghvørt ættarligu eigar at fáa tað betri enn ættarliðini sum vór komið undan tað er grundarsteininí allari menning at vit lata heimin og samfelagið í betri líki enn tann sum vit fingu hann í tí at tey sum koma aftaná arva heimin frá okkum teir arvað samfelagið frá okkum og it sulu ikki lata teimum eina skuld í arv vit skuldu lata teimum eina gávu soleiðisum eg síggi teir stóru samfelagsligu avbjóðingarnar vit hava í samfelagnum í dag í vælferðini á bústaðarmarknaðinum við veðurlagskreppuni og við ábyrgdarleysari fíggjarstýring um vit ikki taka hesari trupulleikarar í álvara og gera okkara til at basa hesar trupulleikarnar so verður rokningin send til komandi ættarlið bæði til mítt dattarlið bæði til tey sum u ættana meg til tey sum r ikki eru fødd enn tað er tey sum koma at gjalda prísin bæði so ella so takk fyri harra ja so er ta viðmerkingar fyrst steffan klein poulsen gersuvæle

gjøgnum her ja harra formaður nú rov seinur at taka viðmerking til fyrra røðaran men herver possettir o sirur stenberg eru í sama flokki so eg valdi at nýta hetta høvið tað var í sambandi við úttalisið hjá siri stenberg um at barnatalið hjá okkum skal verða stagnerað og víst at tað er øgiliga alarmerandi men vit valdus at hyggja eftirtølunum frá síðsta ár teir sjey an fyrst sjey mánaðirnar frá januar til juli og so frá í ár og tað vís at barnatalið var trý hunrað og seksogtrýss í fjør og komi upp á trý hundrað og tveyoghálvfems í ár so eg haldi tað var nokk so skeiklamynd sum sigur stenberg gav okkum av barnatalinum tí út frá hesim tølunum so er tað als ikki stagnerað takk hara formaður
hevur men tað hevur so víst seg at at barnatalið í føroyum eisini hevur verið fallandi um tað so er stagnerað ella eitt sindur av einum uppgongdum og tað er bara at gleða
um men eg havi ikki tølini framman fyri mær so eg kann ikki ordiliga svara til tann viðmerkihina hjá steffan klein polsen ser tað annika olsen fyri harra formaður ja hervur postdóttur nævn við nakrar grundleggjandi avbjóðingar sum samfelagið stendur fyri framman orkumál og veðurlagspolitikkur eingin ivi um tað attað má loysast nú tá ið veðurlagspolitikk í føroya bleiv samtyktur á føroy løgtingið í tvey túsund og níggju tá fingu okur sett fimm milliónir krónur av til orkumál til gransking og til orkuverkætlanir men so av einari aðrari grund er tann játtanin bara dottin burtur tey síðstu árini tú simastaði eitt stórt null nú er so eitt komma átta millióni ein komma átta millión sett av til orkumál aftur soleiðis at mann kann fáa sett gongd á málið aftur
hevur hevur pólsdóttir nakað meining um hvussu stórur tann upphald
upphæddin eigur at vera og eiga føroyskur kommunurnar ikki eisini at vera við í at lyfta uppgávuni eg hugsi tórshavn kommuna sum eru í landsins størsta kommuna til í næstanhelvtin av íbúgdunim hjá okum hevði tað ikki verið skilagott at tikið kommunufelagið og kommunurnar við í heitta arbeiði soleiðs it kunna veruliga koma fram á leið ja hervør polstóttirtakk fyri
sið si sjálvt at tað verður ikki bara á landi sum kemur
atskerja okara útlát tað skulu kommunurnar eisini skala vinnulívið eisini og tí siga tað seg sjálvt at samstarv er betri enn ennenn at landið gongur einsamalt tað teir sum kommunr hevur eisini sett sær eitt am sóst mál um at skerja útlátið við hálvtrýss prosentum eg veit ikki hvat hvørja aðrar kommunur hava tíverri men men avgjørt haldið at landið eigur at samstarva í kommunufelagið í mun til hvussu nógv hvussu nógvir pengar skulu setast av eg havi iki at konkret talan hvussu nógvar pengar skulu setast av men eg haldi at at mann grønvaskar politikk visti mann blívur við at siga at føroyar eru fremst tá að kemur til at basa veðurlagsbroytingum vit ganga á odda tá vit slett ikki gera tað um mann ikki viljir til at seta pengarnar av sum tað krevst til at millum annað leggja bygningarnar hjá landinum um sum kundi skora útlátið við einum einum prosenti eiteitt sindur av prosent úr hvussu har takk fyri takk fyri ja eg eri ógvuliga samd við hervur polsdóttir og kanska er orðaskifti so lutfastsliga friðarligt
tí at mann ikki ordiliga hevur tær
stóru ambitsónar í hesari fríggjarlógini har eru øgiliga lítið av broytingum altso heilt minimalt og eg hugsi um tá ið mann hugsar um vit vit hava sagt við vilja umleggja bilpartin at vit vilja umleggja hitanýtsluna landi hitanýtslan á landi umleggja kostarainim tvær til tríggjar milliardir mann kundi gingið saman privat vinnan land og kommunur men mann hevur akkur sum bara onga ætlan eg ætlaðiat spyrja hervur posdóttir um tað er øgiliga trupult at finna onnur lond sum veruliga hava tikið og skrúva niður upp á nøkur ting fyri at kunna skrúva upp upp á tað grøna orkuskiftið er tað øgiliga trupult at setast niður politiskt at gera tað ella hví er hent so lítið takkfyrihervur polsdóttir eg haldi atmnn kann síggja summi lond sum ganga á odda sum sum veruliga royna at taka nøkur tøk men tað gerst tað eisini trupult tá ið mann skal raðfesta politiskt mann kemur at skerja á økjum sum
ogvan annars hava havt shel stórar jáa
og stóra politiska vælvild niðri sær mann at tað kanska er serliga er landbúnaðarøkið sum hann noyðist at skerja á har tormar mann ikki ordiliga at fara politiskt inn og gera tað sum skal til men eg haldi at vit mann veruliga hevur amputiónir og visiónir um at føroyar skulu skera sítt útlát við minst fimmogfjøruti prosentum sum vit hava bundið okkum til parísavtaluni so noyðast vit at flokkar tvørtur um ansløg og samgongu kommunufeløg kommunur vinnulív sum er at seta okkum saman og gera hvussu kunnu vit gera hetta á besta máta hvussu kunnu vit skerja mest útlát hvussu kunnu vit fáa øll við hvussu kunnu vit gera tað sosialt rættvíst takk fyri johannes joensen takk fyri mær ja eg eri búður samdur her og posta tú at tað er ein álvars mál og mann eigur at nakað breiðar semru og nakrar ætlanir fram í tíðina so at mann kemur í gongd tí tað er nógv tosa og lítil
kandling eg hugsi bara at døma um hvussu havi vit royna
vit royna hevur í tinginum at geva mvigfrítøkur av ymiskum slag fyri atgera instrament ella til at leggja um til grøna orku men men tað sum hendir oftani tað er tað at vinna koyri bara prísina upp so at brúkarin onga ágávu fær fara av hesum og og ikki leggur um er tað soleiðis at vit vit í tí almanna mugu fara inn í eisini tann partin so vit ítøkiliga mugu gera loysnnar til dømis borðholini so at so at tað gongur skjótari tí bíðitíðin er stór til dømis jarita takk fyrija bíðitíðin er er long um at hoyrir lmann hevur vussu hoyrt um at prísirnir økjast í mun til emvigfrítøkuna seis tað veru bar lagt omaná soleis at man ikki egentiliga sparna fyri borgaran men mann hevur so hóast alt sæð tey seinnastu árini síðani mann byrjari við migfrítøku at tað eru komnir fleiri elbilar tað eru fleiri sum hava lagt um eg haldi bara síðsta ár talið
við elbilum markant í mun til
vi ava sæð áðrenn undan men tað sum eisini er ein trupulleiki er at mann hevur givið ein vegfrítøku til bensinbilar men givið tað til hyridbilar og plaggu innbilar og mann snýtir fólk mann simplten snýtt fólk tí tað eru ikki ein grønu bilur g tey koma at skulu leggja um til ein ein elbil í framtíðini sum mannu snýtti te við at keypa ein bil sum tey faktiskt ikki skuldu havt raðfestur takk fyri helgji abramsen harra formaður hervur polsdóttir rættur tí vit høvdu ein veðurlagspolitikk vit høvdu n ein eitt álit heu ein løgtings samtykt men mann fylgdi ikki serliga væl tí sum stóð í tí politikkinum tað er taðn stóra avbjóðingin og tað var tað sum eg rættist nokk sakk fyri tá ið eg arbeitdi við hesum her sum landsstýrismaður eg ætlaði at at fáa at fáa uppskotið í tingið áðrenn orkuskifti og tíverri dróðta út og og tað skal eg sjávn taka upp á mín kanp
hvat
tá ð seg koma og bleiva lagt fram so ætlaðu at fáa at fáa flokkarnar við upp á at fáa ta gjørt í vár men tað var ikki ynski ímilum politisku flokkarnar fáa tað tá tí ta triðum tað er kanska ikkitan størsta ólukkan tí tað sum eg haldi eist nógv støri týdning tað er tað at mann ger tað sum stendur í tí um mann skal eisini gera tað áðrenn mann eg samtykti sjóvana politikkin so so hann skal nokk koma og um mnn sal nokk fylgja av tí eg haldi tað avgerandi tí at flokkarnir standa saman um tað sum mann hevur samtykt og set høvd verk heldur enn bara samtykkja eina yvirlýsing sum ma einki víðari gemur við takk fyrihervur poleg eri púra samd í at tað ikki er tað absolutt viktigasta at samtykkja aitt uppskot til samtyktar tað havi eg eisini sagt í tvey ár at eg haldi ikki tað er rætti mátin at fara trupulleikin er at tá mann sigur at tað er tað sum tað sum verur samtykt sum
fólkans skulu standa saman um og ikki
fara ú mótikoyrarairi við so má tann sum stendur fyri uppskotinum eisini fáa allar partar við tað ber ikki til at koma í løgtingi við einum uppskoti og so fær vænt at anstøðan tekur undir við tí uttan at hva havt nakra ávirkan á kað stendur í uppskotinum og tað er tað sum heur verið trupulleikin vit hava gjarna viljað verið við í í samstarvinum um at gera ein veðurlagspolitikk og tey átøkinsu skuldu til men veg kravdi at so komið átøkini við sum lógaruppskot soleiðs at tað verða bindandi soliðs at vit ikki gera sama feilum aftur sum vit gjørdi í tvey túsun og níggju við at samtykkja eina óbindandi veðurlagspolitikk takk fyri ja takk oso er næsti røðariá skránni tað er jóhandal sum nú fær orðið ger so vælja takk fyri harra formaður nú hevur tað verið vð
tú
væl veruliga heta her fíggjarlógaruppskot sum liggur á borðinum og hetta er ikki nakar ti varsjonerandi uppskot tað má mann siga hetta er hetta e eitt uppskot sum hevur tendamáls at vísa á at mann í tí áruni sum er farið hevur brúkt orku og tíð upp á at halda vælferðarsamfelagið á tí støðunim sum okur vilja hava tað at vera á og mann hevu roynt at tryggja ati hóast tað at okur hava eina eina stóra kreppu sum sum er komin orsakað av kovid so hevur mann klárað at hildið okra kjól koyrandi næstan so normat vil eg siga í summum førum kanska púra normalt og mann hevur verið førur fyri uttan at brúka teir heilt stóru pengarnir at klára at hildið
samfelagnum koyrandi nógv betri enn fætirso okra grannalond og nógva teimum sum sum hava verið mettað verið rímiliga vælkomin undan kovid okur hava veril lærmas heimsmeistara í at fyribyrgja at
teghan ikki bleiv so stórur sum ok kundu væntað í fjør tá ið eokur fóri út og lánt eina komma seks milliard tí mann væntaði t at hetta kundi blíva eitt skrall tað sum eg havi kunnið fram til tað er tað at okur umhava brúkt umleið sum er umleið sirkar tey hunrað miliónur krónur uppá kvd tá skal ls so leggjast afturat kanska ta er ein góðar hundrað milliónir so altíð altíð tað sera væl sloppið og sjálvandi var ikki tann støðan lívkomin so gangi eisini út frá ati fíggjarlógarúrslitið hevði sæð eitt sindur frægarig út ent ta ger okur hava hóast alt fingið eitt avlopi á botninnuna sum eitur fýraogtrýss milliónir við hjálp frá eini pengarimsspæning frá frá baknordik og við hjálp frá støðling av av av íløgum tað er so tað tað er men tað e eingin ivur tí at okur tey komandi árini eiat hyggja upp á hvussu okur koma at kunna fáa meira støðugfest í okara búskap our okur kunnu ikki standa við við við við einum aktiviteti og eini framgomdi samfelagnm sum okur hava í løtuni sum er kanska tað mesta nakrantíð og ikki klára at fáa ei eitt eit avlop á fíggjarlógina tí er ikki gott nokk tað er simpulten ikki gott nokk og tí eiga okur haldi eg breitt í hesum her høga tingi at royna at finna útav hvussu kunnu okur fáa lagt ting til rættin soleiðis at okur fáa skaipt eitt meira støðufast samfelag eisini fíggjarliga tí at um okur forseta við hesi ferðini á útrótta síðuni og væl vitandi um tað at inntøkurnar hjá okum ikki eru so stabilar altíð sum okur vóna og hopa so koma okur áðrenn kur vit av at rena hyvdimóti múrini fáa stórar gtí vóni eg eisini tað at okur upp á sigt sum ting kunna vera sommigga í búgvin at okur klára at finna breiðar loysnir upp á hesi tingini her sum eita at skapa okur gera eina fíggjalóg og fáa eina fornuftiga og góða fíggjarlóg sum tryggjar okum frameftir eg haldi at samgongan hevur roynt við hesir fíggjarlógini at at prioritera ta økinum sum rereru vesilig fyriat trygjangar vælferðarsamfelag okur hava vist tú tekur røktaraog eldraøki gjørt eina íligvið í at fáa fleiri skúlaklassar til ati fáa útbúgvið fleiri sjúkrarøktarfrøðingar og fleir námsfrøðingar og og annars fólk inan fyri røktina tað haldi eg gott men eg haldi atað er øgiliga viktigt at okur eisini upp á sigt hugsa hvussu loysa okur hesa eldra bylgjuna sum okur hava liggjanar framan fyri kom hon hon er heilt ernorm í eini avbjóðing okur hava lagt øki til kommunurnar ja mann helt tað vera rætt tá men eg má siga púra ærligt tá eg hyggi í dag so ivist í hvussu dætta var at gera tí í løtuni hava okur megborgarar kann mann siga í kommunu so má kommunur hava væl ráð til at halda sínum síni eldru ísi koyrandi aðrar hava ikki ráð til tað og vit a lesk kommunurna fastr at teyknnu ikki krevja meira gjøld inn frá teimum sum komaseg í heimini jaso hava okur eisini eina avbjóðing haldi eg har má finnast ein loysn soleis at mann kann fáa hesa skipanin at fungera meira optimalt og so hava u eitt annað problem okur hava okur hava móti átta túsund pensjonistum men okur hava seks hundrað røktaraspláss sum fyrya land okur noyðast at fa inat hygja upp á saman við kommununum hvussu fáa okur skapt hesir her bústaðarmøguleikarnir og hesir fasilitetirin annanleiðs í framtíðini enn ter er í dag okur koma ikki at kunna halda hetta koyrandi uppá hendan mátan sum mogu gera vissu ikki okur umstotturera hetta øki og sama finna eina loysn hær okur kunna fáa kanska bíligari skipanir til at kunna hava fólk búgvandi á á heimim ella í eindum og skipanir sum pá einanan máta gera tað meira fíggjarliga burðardygt hjá okkum at at at at fáa syngina fungera tí at kur kur um tíggju ár hava okur avsto dupult sov nógv eldra fólkurnir kvrava dað og tað er altso eingin snakkað um tað okur snakkað um tunlar og okur snakkað um alt møguligt annað enn at snakkað um faktiskt tay stóru tingini sum virkilga koma at geva okum eina kempiavbjóðing vistu oku ikki taka og royna at finna eina loysn saman breitt politiskt upp á hvussu g geraokuhetta her saman við kommununum kommunurnar fáa meiri inn í skatti enn landskassi fer eg haldi tað ligja at en trý hundrað miliónir meira er skatti inntøku meir nn landið so okur eiga haldi eg saman við teimum at finna út av hvussu fáa hesi økini skipaða ordiligt soleis at mann kann framhaldandi hava eina trúgvu góða vælferðarskipan innanfyr et øki eg haldi at tað er gott at okur hava raðfesti okra heilsuverk sum okur hava gjørt eg sakni tó at okur ikki brúka meira pening upp á hetta sum eitur endurvenning og endurmenning sum okur hava sett ti kortið skal vera eitt av okra stóru økjum at at sassa uppá og tað hopi e at okur í tey komandi árini fara at brúka tí orku uppá faskipaordilið sum mann hevur eitt heildar tilboð til hesa menniskjuni sum koma illa fyrri í okra skipanum og og geva teimum eit eitt eitt eit virðig lív frameftir eisini hóast mann erðu raktur av av av heilabløðingum og av sjúkum annars ella av ólukkum

heimsins besta møguleikar til at vera grønur okur eiga sum samfelag at vera tað landið í heimanum er faktist sum eru hundrað prosent grøn í allar mátar vissu okur vilja tað og eg hopi tað at tað kemur at eydnast landstýrsmannin í vinnumálinum nú at fáa skil upp á hetta økið soleiðis at okur fáa eina breiða og góða loysn upp á hvussu okur frameftir kunna útbyggja tað málið hjá okum øllum sum er at fáas føroyast føroyar til at grøn samfelag har okur kunna flyta húsarhaldið yvir á á grøna orkuveitingar og har okur gera skipanir sum sum sum sum sum fáa okra fólk at flyta seg frá oljuni yvir á aðrar loysnir sum eru meira burðardyggar og tað sama er galdandi við okra orkuveiting altso nú hugsi eg um sev og aðrar sum hava møguleikar fyri at vera við til at øki tí tað kemur átey komandi árini til at seta øgilig krøv lok okur hava vøkstur í orkunýtsluni haldi eg baran seks átta prosentumum ári tað erikki smávegis og eini vatnúbygging ella ein poppestoriksútbygging kemur aldrin at klára at nøkta teimum partunum og tað m heldur ikki vinmyndirnar so okur skulpa inn at hyggja upp á nøkur onnur ting í framtíðini su hvussu koma okur til at kuna a fáa loyst hetta her hesa avbjóðingina soleiðis at tað kemur at fungera okur eiga eisini haldi eg at hyggja nógv meir upp á solakluskipanir tí hóast siga at our ikki hava meira enn túsund sálartímar um árið som koma hesa her skipaninr visti verða settar á tøk í húsarhaldum og á vinnubygningum aðrastaðni at vera við til at kunna virka báði stapiliserandi r fyri fyri fyri fyriorkuøki og eisini at hjálpa til at fáa betalt fyri ta skipanina sum e ein ein orkuskipan ein sólhitandi skipan á einum taki klárar at atat fíggja eina lvatnsskipan inni í húsunum sykkan sjeyogtúsun kilova tímar um árið tað haldi eger ikki at kimbs at tí eigur eisini nú tað okur leggja ann upp á at at veita geva veitingar til hesi her økini at at at instinoera at mann mann mann mnn kann fáa stuðul eisini til tað t ta samas sman fer til eina eina jarðidaskipan ela annað tí tað er akkurát líka gott at gera ta skipanina og hava eina við sum ein partu av orkuloysnini sum sum sum át gera tað eina jarðidaloysn eg haldi tað er gott at síggja ati at okur hava raðfest hesi her esi bleyt verðini høgt og hava verið víst á at okur gjarna vilja hava eitt framhaldandi vælferarsamfelag hygga bær eftir teimum stóru tungu økjunum so er tað almannamál tað er heilsumál og tað er mentamál sum fara av stað við útla ár teimsum triðingunm á og vissi oku skulu hava eitt t samfelag frameftis har okur skuldu hava menning og vøkstur so noyðast okur eisini at sassa upp á at fáa vitanar størv til ta samfelagið okur eiga at gera føroya ttað land har ið vitanarsturvini eru tey sum eru tey okur sassa uppá okur hava eina fiskivinnu okur hava eina alivinnu við øgiliga høgari vitan okur hava eisini eina vinna eit land ina kostvinnu sum í dag er við at menna seg munandi haldi eg soepera gott við talgilda føroyum sum oku eiga at sæsta nógvur párt frameftir eisini at fáa ment tí at tað digitala tøknin verður tann sum kemur at gera okkara samfelag til eitt munandi betri samfelag frammeftur eisini so at í mínari verð er tað er tað er tað tann visjónin sum liggur í tí vakstrarforðnum sum er sett sum okur eisini eiga at brúka orku upp á at fáa sett út í lívi í veruleikanum ikki bara at snakka um tí at tað kemur at flyta ykum fraframeftir ot okur koma at fáa onnur vinnulig beinað ast standa á og tað noyðast okur eisini skul okur tryggja okkuna vælferðina í føroyum frameftir eisini fiskivinnan og alivinnan ertu fantastiskikar at hava men okur noyðast at hugsa í breiðari høpi enn tað fyria tryggja okum og okra komandi æftarlið nú er tíðin farin tígjuminuttir ganga skjótt ár mann stendur her tosar men eg komi aftur seinni takk fyri

takk fyri eg haldi at jóhandal var inni á nógvnum tí sum eg haldi hevur størstan týdningum sum eg haldi kanska er ein veikleiki í hesari fíggjarlógini tað er at mann sær for lítið til ein innovativan vinnupolitikk ats har mann sær fyri sær at mann nemliga nýmennir fiskivinnan er eitt sum jóhandal nevndu men tað eru so ræðlga nógv onnur øki hvar mann kann skunda undir vit hava sæð tað í filmsvinnuni nú hjá est bond gongur í biografinum um allan heim í løtuni filmshúsið stendur á filmshúsið bleiv sett á stovn mann gjørdi eina afturberingarskipan um mann økti stuðulin rættiliga nógv tilfilmsvinnuna og og men nú sær mann tann økin sum bleiv gjørd í fjør hon er á fíggjarlógina í ár tavlsi at mann hugsar ikki langd sigda held ikkií mun til filmsvinnuna hevur johandalað boða upp á hví mann ikki ger tað atso har sær mann at pengarnir koma aftur sum mann gevur í afturbering tí hetta eru alt brúktir pengar brúktir í føroyum hví velur mann til dømis at skrúva fýra milliónir niður í ár heldur enn at lata vera tí játtanin sum var í fjør hevur jóhandal nakað boð upp á tað takk fyri jóhandal
boð uppá tað tá kann eg læsa sum mær kanska svara uppá tá ið hann fer at taka orðið aftur men tað er einki ivast í at
at okur eiga at brúka orku og peningapostingini tí at tey koma at geva okum meira enn okur okur betala tað er eingin trivnaður um tað ið er í rímna at vísa tí at okur er kanska for ringd til at kommunikera tað út hatta boðskapin uppá hvussu hvussu viktig tað er at tað er vitan sum okur og stóð sæst upp á vitan í samfelagnum hyggja okur at londunum um okur tær liva ikki av fiskivinnum tað er eitt prosent av teirra búskapu og fyrr í land hevur okkurt sær tað besta útbúðina fólkið í heiminum okur brúka nú havi eg ikki eitt talið við hondini men eg haldi okur brúka ja okur brúka eina eina eina eina komma tvey milliar dýur upp á upp á upp á útbúgving um árið og tað er tey fólkini sum okur virkuliga sløkk síggja fyri at kunna koma inn aftur og vera við til at skapa vøkstur og nýggja arbeiðsplássið í samfelagnum so ja eg haldi virðiliga at okkurt er at ið er vonliga vaksnagformi og tann ið sjónastur liggur í tí kemur at vera við til at ávirka hugburðinsjúkuna teir rætta vegin
egin zachariasen takkfyri formaðurin at koma
sum johandal inn á hett her í sambandi við eldrøki og kommunurnar eg haldi at tað var øgiliga gott at økið bleiv lagt altso vistumann hugsar um tænasturnar til borgaran so er tað eingin ivi um tað so er tað varð tað tað rætta og sera gott fyri tey fólkini sum skuldu gera brúka av hesum her at tað bei lagt út til kommunurnar vit áðrenn að ber lagt út til kommunurnar tað hoyrdi mann í styttu status í fjølmiðlunum at tað manglaði pengar og sovíðari so víðari og í dag hava vit sæð tað at hesi økini eru ment tí at kommunurnar farnar inn á menta og vit sum hava verið partur av tí kommunala kommunalu skipanini vit vita vit kunna nevnd øgiliga nógv dømir um at vissu kommunurnar skjóti verið aktivar oginni á økinum so høvdu tey tilboðini sum í dag eru sletts ikki verað har so haldi tað haldi eg var øgiliga rætt at gera takk fyrijóhandal ja takk eg sigi tað at vistu túhygur eftir eftir kommunalum økjum so er tað øgiliga ymiskt sum hesi økini verða honteraði fyri til til borgaran og tað er tað sum eg andfekti tað er ikki í lagi at okur hava a og b rúkt í føroyum øll munnu hava ein
hóa rúkt og tilboð

útjavnaði skipan sum
ger tað at øll døkis eru líka stillai so so famantastólna sum han hevur í dag men er ri eisini púra samdur við at vælferðasamfelagi byggir á at vit taka okkum av teimum eldru børnunum teima sjúku fyrst og fremst vit hava pengarnar tað er spuringur um raðfestingar eftir mínum tykki so raðfestingarin er ikki altíð so skilagóðar tí at vit raðfesta ikki umsorganar og undirvísingarøkinuó høgt eftir mínm atanjóhandalja e eg kanni eg kann e kann nikka nikka til til tað sum jón jons joensen sigur partvíst men eg haldi sjálvur tað at okur okur eiga virkuliga at fara inn og og hygga upp á hvussu hvussu fánagar gjørt at økinm betri tað at okur hava allar hæsr kommunurnar er ein katastrofa fyri at siga akurát sum tað er hatta málið skuldi ongantíð verið farið út til fólkaatkvøðu okur noyðast at fáa størri kommunalar endir eisini
sum fáa sterkari eindir og kunna fáa samskipað hetta økið betri enn at vit gera tað
tað er míni hundraðopstiur yvirbýs núður tað er ikki altíð at fólk vakvør eru so illar góðar og hannar burdi ongantíð havt verið takkfyr ha formaður so er tað ur niclasentakk fyri harra formaður eg haldi tað var sera viðkomandi tað sum johandal førdi fram um eldraøkið og heilsuverki sum heild og tær avbjóðingar sum liggja fyri framman hann ivast í um tað var rætt at leggja tað út í tvey túsund og fimtan eg ivist ikki eg púra samdur við jensachareasen tað var ein framburður
fyri eldra øki tað ment
te um tænastuna tað minkað um bieokratiið tað var bara gott at javnið so ikki er í og sum jóhandal førir fram at talan nú er um bborgarar tað kann ikki læstast tí skipanin at tað vvarðu lagt út problemið liggur kanska hjá teimum kommununum sum ikki føra fyri at lyfta men so loyvi mær at spyrja jóhandal sum lim í samgonguni í samgonguskjalinum stendur at lógin um eldraøkið verður beinanvegin endurskoðað saman við kommununum og øðrum avvarandi myndugleikum

ja takk fyri so er ta jóhandal eg takkfyrina eg eri púra samdur við tordil niclasen í tí at munna nøkur ting tillagast hevur mín nøkur ting broytast og gerast annaleiðis og tað er møguligt at at at tað var tað var rætt at leggja út eg eg haldi ikki sjálvur tað var tað var rætt tað má eg siga akurátsum eg ekkióta so út í løtuni tí okur hava eina øgiliga avbjóðing í løtuna sum eg neppa trúgvi at kommununan sjálv kom klára at lyfta vissu ikki okur finna ein annan leyst soeis sum sumterdo niclasen nevnir í sínum spurningi her okur vinu finna eina skipan har land og kommunar saman finna útav hvussu fáa ur teir arbeiða og etta økið at fungera hundrað prosent allastaðni ikki bara nakrastaðni takfyr harformaður jaso er tað nnikatakk fyri harra formaður ja eg skal eisini nevna við eldraøki eins og tordi niclasen og heðin cecariasen hava verið inni á eg haldi at teir høvdu nakrar skilagóðar viðmerkingar vágir tveir kennar teir eldra øki frá teirra egna yrki og bæði sum borgarstjórir og eisini sum leiðari á einum heimi og eg kann eisini siga sum fyrrverandi landsstýri
at tað var alt annað enn ljósareytað tá tað var hjá landinum alt annað enn
en ljósarætt okur høvdu eisini a og b og enda á ckommunur tá tæir komu til eldraøkið so avgerðin var røtt men tað merkir ikki at mann ikki skal endurskoða bæði og eldralógina tí tað liggur í kortinum ein lóg kann ongantíð vera á statis hon er ein dynavitsk lóg sum skal broytast alla tíðina men annars eri eg púra samd við jóhandal í tí at eindirnar eru ov nógvar og tað einasta rætta tað var at leggja kommunurnar saman við lóg men tað var tann politiski veruleikin var ikki til staðar tá ja men tá ið mann nú eri komin har til at mær a ásanna tað at her eru ting sum era tillagast og gerast annaleiðis má tosa kanska meirilutin heldur hetta
donvar ræt at leggja út so er tað sar leisin hiður og fá gjørt tað tí
eg haldi tað er virkuliga ein ting sum er er vesaliga fáa gjørt ongantíð for skjótt tí at mongdin av av eldri borgarum hon veksur v við við øgiliga skjótt og okur síggja framei sum eru tæt siga tað at okur koma at fáa stórar avbjóðingar innan fyri arbeiðsmegi men okur hava akkurát líka stórar avbjóðingar innan fyri tað hvusu hvussu hvussu skunn okur passa tæð frameftir skal ein ein kostað eina millión ella kann eg gerast bíligari til dømis okur kunu hyggja uppá upp á alt hetta øki sum er g finnu tav vussu kun gu gera tingini meira rationelt og meira effektivt og kanska eisini meira einkult tí eg haldi ikki í løtuni at hetta hetta her kemur at halda vists sikur forti á hendan mátan og við í ferð sum tí eru í løtuni av av av eldru borgaranum okur munnu hugsa avtrót upá ákshals takkfyri hara formaður ja takk so er tað ingilín strøm gersuvæl
takk fyri ja í framtíðini so fáa vit ein stóran trupulleika tí at
vit fara at síggja at vit verða fleiri eldri vit fáa eina øðrvísi aldursamanseting sum jóheir dahl eisini vísir á og tað er akkurát tí at vit haldu so sýdningarmikið at tað er so góða tíðir sum vit hava nú at vit leggja til síðu at tá vit fáa eitt serstaks vinningsbýti frá til dømis banknorðdukk so leggur mann tað ikki inn í fíggjarlógina men mann heldur leggur tað til síðu harumframt so at jóheir dahl kemur innheitar her við at at vit skulu eggja fólki til at leggja um tað er púra standa í tað skulu vit men har skulu vit eisini hugsa um at tað almenna eigur yvir hundrað bygningar tað hevði klætt okkum øgiliga væl at sett eitt eina stóra upphædd á fíggjarlógini av til at fingið umlagt teir bygningarnar til dømis í staðin fyri at geva hybridbilum ein skatta ella ein lata fleiri lættar í lógáv takk fyri johan tá takk fyri nøkrum árum síðani gjørdi mann ein skipan taka landsmenn í fíggjarmennakastaðargrasinum frá báðir gjørdu ein skipan
man saman við landsverk har mann fór inn og setti eina pulju av pengum av
av um árið fyri at kunna fáa gjørt nakað av við grøna við grøna orkuskifti í teimum almennu bygningunum sum vóru og eg var til eina eina framløgu fyri fyri nøkutveimum trimum árum síðani hjá landsverk um hesa skipanina hon var øgiliga interesant øgia efatí hon vísti henni bara hvat hon brúkti áðrenn hvat tú hevði spart við at gera tilr tilleikarndi gjørdi við at skifta vindø bjálva og so víðari og og leggja um annars a so eg eri púra samdur við tey sum her inni so siga tað hetta her má gerast nakað við og okur eiga at seta mæir pengar av til tað heilt sikkurt fyri at kunna tryggja tað at okur fáa flutt okum ganga sum ein fyrimynd innan fyri innan fyri ntnn almenna sekturin við at flyta teir bilirnar sum okur eiga yvir á meira grøna loysnin tað haldi eg eri eg eri hvussu ein máti at vísa upp á at mann meina tað at mann meinar teg við at fáa gjørt nakað við við grøna orkuskifti takkfyrhara formaður so er tað páll ja takk fyri formaðurin eg nevndi í gjár
at eg saknaði
e eksfaktor í hesum fíggjarlógaruppskotunum hjá samgonguni og eg haldi at jóhandal og onkursvegna sigur nøkur lunda tað sama tað at mann mann mann kemr boðum upp á hvussu mann skal ipa hesi ymsu samfelagsøkini upp á sygd framyvir eg haldi ata hevr verið ógvuliga áhugavert vissi mann kundi fingið eina eina eina breiða politiska umumboðan altso onkur slag av politiskum vitanar banka ella hvat mann skal kalla tað fyri sum tordi at fáa terdi hygja eitt sindur fram í tíðina tí vit vita tað vit hava avbjóðingar á nóglum økjum og tað er altíð týdningarmikið at mann fyrireikar eisini vinnulívssdaðin upp á at alivinnan kanska ikki sterk fiskivinnan ersterk at mann fær fær breiðari vinnumøguleika enn tei sum vit hava í dag og at e ikki bara stara eftir degnum í damum eisini tora at líta frameftir takk fyrilja takk nei eg eg sakni í í ovísan mun eisini at mann ikki kann faa inn og gera nakrar breiðar semjur um nøkur nøkur øgiliga vital ting í okarasam
okur eru í øll áhuga í at hava eitt vælferðarsamfelag sameftri okur ru øll áhugað
gjert allir føroyingarslagar fungera væl og hava góð viðurskifti og góðar umstøður og tí burdi tað ikki verið so trupult at mann í teimum stóru tingunum teimum stóru málunum innan fyri í latrar øki kvant siga ú nú nú taka okur saman hendir hesi trýogtretivu menniskjuni sita her og fáa nakrar fornuttir loysnir á borðið men tað vísir sega vera øgiliga øgiliga trupult hjá okum at at at hugsa annað enn enn enn íí gásaan blokspolitikk eg haldi at tú lga tú erla ber klæðiligt altso í tvey túsund og einogtjúgu og eg vóni at tað at tað fer at broytast frameftir soleiðis at mann kann gera breiðari semjur og avtaluð tá tað snýr seg um stór vitalsamfelagslig mál takkfyrihara formaður iøgerstakk fyri harra formaður og til viðgerðar er fíggjarlógin fyri
tvey túsund og tveyogtjúgu
og sum vit eisini síggja sum tað eisini verðið sagt so er havi ithanna fíggjarlóg við einum avlopi og so kann mann tosa um hetta her við hvussu mann kom til avlopi eg eri samdur í tí at tað er ein avbjóðing í sær sjálvum at klára at halda rakstrin niðri um mann plagar at siga tað at tað er lættari at t stýra í ringum tíðum enn í góðum tíðum og eg veit ikki um hetta her er eitt dømi um tað men vit kunnu hvussu staðfesta tað at vit hava vit hava í hvussur eina fíggjarlóg sum heldur hevur eitt undirskot sum hevur eitt yvirskot og tað haldi eg at tað er sjálvandi at at fegnast um ø vit síggja eisini at hendan fíggjarlógin fram um aðrar sum mann oftani verðu við til at gera eru ongar tað hangur einki í sum sigur
at tú skalt gera tær tær lógarbroytingarnar fyri at kunna halda teg til hesa her
gjarlógina fyri at kunna fáa tølini at hanga saman sum út frá teimum tølunum sum verða løgd fram tað er ongrar lógarbroytingar sum verða gjørdar í sambandi við sparingar og annað fyri at kunna koma til eitta úrslitið og so kann mann diskutera um tað er er er gott ella ringt øvit kunnu hvussur staðfesta at vit hava trý økir sum fara avstað við tí stóru summurini av pengum og tað er sjálvandi trý økir sum eru øgiliga ella øgiliga umráðandi hava í samfelagnum og tað er sjálvandi útbúgving og tað er heilsuverkið og tað er almannaverkið og og vit hoyra eisini til dømis fá búskaparráðnum at tað vðeru ongar reellar tillagingar og broytingar gjørdar soleiðisnar at vit fáa ein sunnari búskap og men men spurningurin er hvar hvar er tann broytingin altso hvar skal hon gerast hvønn skal hon raka og so víðari vit kunnu hvussur staðfesta tað at vit hava eina eina fíggjarlóg vit hava uppraðfest nøkur økir og tey eru akkurát innan fyri tey trý økini sum eru nevndir nemliga innan fyri heilsuverki innan fyri skúlaverki og innan fyri almannaverkið og heldur enn sum manh onkuntíð verið við til fyrr at skula fara inn at gera lógarbroytingar sum hava verið øgiliga tungar at fingið ígjøgnum fyri at kunna koma til eit eitt betri úrslit tað er ikki í hesari

harra formaður eg eri púra samdur í at tað er ein avbjóðing í at fáa raksturin at vera aaltso tálma raksturin soleiðisnar at hann ikki hevur ein vøkstur sum er forhøvur men men vit vit mugu eisini staðfesta at tað at tað er ein fólkavøkstur í samfelagnum hevur eisini eina eina eg veits kum kan siga eina útreiðslu við sær men tað hevur sjávandi eisini eina inntøku og og tað er eisini nakað sum mann eigur at gleðast um at samfelagið er soleiðsinar fyri at fólk ynskja at koma aftur til føroyar og at fólk ynskja at verða verandi í føroyum og hava møguleikar til bæði útbúgvingar og arbeiði í samfelagnum øh eitt sum hevur verið øgiliga nógv frammi tað er hetta her í sambandi við man kan siga einstakar inntøkur altso hetta her við ein søla til dømis av baknordik og sovíðari ella vinnisbýti at tað skuldi farið inn í á bústaðargrunn tað eri eg faktiskt púra samdur í altso vissu vit fara nøkur ár aftur tíðina so kunnu vit staðfesta tað at til dømis at at tað sum eittur tilfeingisgjaldið í dag sum hevur verið tey síðstu árini tað var slett ikki ein partur av fíggjarlógini fyri fyri nógvum árum síðani og tað hava vit so eri so ein rættiliga stórur partur bæði tá ið vit hugsa um fiskivinnuna og tað sama alivinnuna og tað er eisini farið út í rakstrin altso eg fari út í rakstrin í samfelagnum sum annars slett ikki var ein partur av vistu vit fara kanska ennm tíggju ára aftur í tíðina og so kann mann siga er tað neyðugt ja sum sum vit hava soleiðis sum vit hava disponerað út frá fíggjarlógini so er tað neyðugt men men tá mann tosar um ein sjálvbyrandi búskap og annað so er spurningurin um mann ikki akkurát í sovorðum førum átti at líkasum at lagt tað í ein grunn og so roynt at rikið samfelagið út frá tí sum vit fóa inn í til dømis skatti perpartafelagsskatti og og mvig og sovíðari so at mann kann siga tann útviklingurin visti mann hugsar um at konsenliterað seg hevur ikki gingið tann rætta vegin

so at men aftur hinn vegin her vit kunnu hvussu staðfesta at teir pengarnir vist teir vistu teir ikki koma inn á fíggjarlógina so høvdu teir mangla í og eg haldi eisini at tað er øgiliga umráðandi at vit hava eitt samfelag sum fyrst og fremst tekur sær av teimum sum eru sjúk og at vit hava eittogat tar er suldarasskipan og at vit hava eitt skúlaverk sum fær allar tær bestu møguleikarnar fyri at útbúgva okkara okkara ungdóm og upp á tann mátan vera við til at menna samfelagið ígjøgnum at vit hava nøkur dugnalig

hevur tað verið øgiliga ofta lagt dentur á hetta her í sambandi við at verðið ført fram bæði frá tjóðveldi og javnaðarflokkinum at hesi árini sum fólkaflokkurinhav lansstýrismannin í fíggjarmálum tá hevur tað verið undirskot og tað er tað er faktikt púra rætt men men vist mann fer eit lítið sindur aftur tíðina og hyggur eftir táið ið eg havi sagt tað fyrr til dømis tá ið apcsamgongan var tá ið mann hevði undirskot tá var tað eitt undirskot sum mann tá bleiv ampfallaður at gera út frá tí kreppuni sum tá var og tá var føroyar tað samfelagið í norðora londum so kom nógv nógv best burtur úr kreppunim sum hevði nógv minst ávirkan í samfelagnum so út frá tí var tað púra rætt at gera og tað haldi eg sjálvur eisini at at tann periotan tað var eitt bragd og at mann tá líkasum legði ein lunnar undir ein ein ein ein ein búskap sum so var við til at og so vendi hann akkurát tá ð ið samgongan tá var men tá var tað altso eisini javnaðarflokkurin sum var við til at stýra landinum og eisini tí undirskotinum var við í tí undirskotinum sum tá var og tí haldi eg tað viðhvørt er tað eitt sindur órættvíst tá mann kemur inn á tað tá tað er sagt so skal eg vera tann fyrsti til at siga at tað sum vit hava í dag tað burdi verið betur tað skal ikk vera nakað ivi um tað og vistu vit hyggja eftir tá ið vit tosa um hetta her at útreiðslurnar eru forstórar so havi eg so havi g ikki hoyrt nakran sagt til dømis í andstøðuni um hvørjar útreiðsurnir ikki skulu hava og lat meg siga beinanvegi at tað er fyrst og fremst uppgávan hjá samgonguni at syrgja fyri at útreiðslurnar og fíggjarlógin hangur saman og er á venerellum støði eg skal sletta yvirhøvur ikki brúka andstøðuna og skylda upp á hana men eg havi bara ikki hoyrt nakað frá andstøðuni men tað er fyrst og fremst uppgávuna hjá samgonguni at syrgja fyri at at at mann rættar upp upp á nú er tað verið eitt sindur irni á eittr her í sambandi við eldraøki og tað sum kemur at koma í framtíðini tað er val eingin ivi um tað at vistu vit hyggja eftir eldraøkinum og teimum og teimum eldru fólkunum so hava vit eina skipan hvar ið vit hava fáa nógv eldri fólk og vit hava eisini eru eisini tí lukkuligu støðu at nógv av teimum eldru fólkunum í dag eru øgiliga væl fyri og arbeiða longri enn til dømis tá ið tey eru sjeyogtrýss ár men vit noyðast so illa so eisini inn og hyggja eftir akkurát tað sum jóhandal var inni á at so hvussu gert tú við skipanina á eldraøkinum í framtíðini vit vit kunnu hvussu iki taðfesta tað at tað bleiv lagt upp til kommunurnar ogverða brúktir nógv meir pengar tí at tilboðini eru nøkur heilt onnur og nógv betri enn teir vóru og og so eru spurningurin hvussu skalt tú fíggja tað tað sum vit sígga í dag snakkað um a og b kommunur so er tað eisini kommunur sum hava regulerað skattaprosenti tí tey taka sær av eldraøkinum og á aðrar kommunur hava eitt tað lægsta skattaprosenti sum er og og og siga tær tað klára ikk at megna heta her er eisini ein reellur spurningur í hesum her og eg haldi eisini at visi vit fara eini tjúgu ár fram í tíðina so hava vit eisini pensjonistar ella eldri fólk sum hava heilt eina aðra pensjónsskipan enn til dømis tey sum vit hava í hvussu her nógv í dag sum bara hava ta vanligu pensjónina og samhandsfasta og tí er eingin ivi um tað at upp á einlannan máta so noyðist tú inn at regulera tað tí visti man ikki ger tað at tað gjaldið broytist so verða tá tey yngru fólkini sum annars í forvegin hava nokk at takast við t at gjalda síni hús og annað sum koma at gjalda tann partin harra formaður tað eru nakrar íløgur ella íløgur eru gjørdar og vit hava eisini hetta her við støling og tað haldi eg í partvís er tað eisini gott men eg haldi eisini at vit skulu ansa eftir at tann parturin ikki blívur for stórur tí at tað blívur faktiskt eina hoddir sum ann leggur seg á og so ger ger mann alt for lítið fyri at kunna gera tær íløgurnar sum eru neyðugar og eg kann bara siga fyri at taka samanum so eri eg hvussu er fari hvussu er at at vera takksamur fyri tað sum er komið vit síggja til dømis til vestmannar og vit síggja til hvalastevnar við áir og og og ett sindur til tjørnuvíkar og sovíðari og so runt um so tað sum er gott er ikki ringt men hara formaður at vit kunnu hvussu fegnast um at vit hava eina fíggjarlóg sum heldur gevur at gevur eitt yvirskot heldur enneit undirskot og tað er í sær sjálvum er eisini gott takk fyri ja takk so er tað viðmerkingar anika olsen fer tað fyrsta ger so væl ja takk fyri harra formaður ja vil eisini takka heðinsaghariasen fyri eina øgiliga siðiliga og góða røðu hann næmir við hetta her við útreiðslunum sum standast av fólkavøkstrinum altso fólkavøkstur hevur sjálvandi nakrar útreiðslur við sær og visti mann hyggur uppskotið sum fyri liggur her um búskaparfrágreiðingina hjá okkum so havi eg roynt at leita hvussu útreiðsar eru sum standast av fólkavøkstrnum so sjálvandi er tað ein ein ein útreiðslusíða eisini tá tað kemur til til fólkavøkstrur men í tí stóra heila eti jú ein gleðilig ting at okur fáa fleiri fólk og tað eru fleiri hendur á tí føroyska arbeiðsmarknaðinum men tað er rætt at tað eri jú eisini ein partur av útreiðsluvøkstrum sum ssum stendst á á fíggjarlógini annars eri eg enn einaferð púra samd við heðini í mun til eldraøki at okur eiga at fara inn og fáa hesa endurskoðanina sum er og eg veit at kommunufelagið hevur arbeitt við einum einari heimild

takk takk fyri viðmerkingina og sum andre góðsøgu so vísti á at vísti á í samband við eldraøki so var tað so bleiv tað sagt at tað skuldi eftirmetast og tað skuldi líka sum mann skuldi fara inn og hyggja eftir hvussu hevur tað virkað og kanska serliga tann fíggjarligi parturin av tí eg haldi sjálvur at vit má húgva runt um í í føroyum sum mann hvussu er staðfesta at eldraøki hevur verið fyri einari veldigari menning síðan tað verður lagt út til kommunurnar men tað hevur havt eina avbjóðing í sambandi við tað fíggjarliga partin tær eingin ivi um tað og kommunufelagið saman við ella í einum bólki er við einum bólki hvá mann situr og eftirmetir tað og tað skuldi hvussu verið komið á ætlanin var at tað skuldi vera komið á pláss áðrenn løgtingsvalið nei kommunuvæl seinast so eg rokni við tí at tað má vera nokk so nær við nú takk fyri tær takk søllur kristian andreasen sum er við mær syngdur so væl ja takk fyri tær formaður nú bleiv spurt næstan tað sama sum eg hevði ætlanina spurt um hvat er við eldurhøkinum kann eg siga tað at tað er í tað samdum við heðin sakariya samdum í at tað er neyðugt at fáa tálma av raksdaginum

men tá imon hugsar um tar føroysku kommunurnar sum hava eina ymiska stødd og ymiskskap og kanska ymiskar ymiskar sørvøs runt um kring og sejens arieasen hevur góðan kunnleika til kommunal viðurskiftir altso hvussu sær tað út hjá kommununum altso í h við hesum eldra økinum koma tær at klára at fíggja tann økta tørvin sum fer at vera í komandi tíðum tá ið vit fáa so nógv fleiri eldri sum sum it kundu rokna við tey komandi tíggju árini takfyri formaður gersvæl nsagdriesen takk fyri og takk fyri viðmerkingina tað er væl eingin ivi um at tann eftirmetingin av eldraøkinum ímillum land og kommunur tað var kanska serliga innan fyri fíggingina at tað er nakað sum er ein faktiskt ein er ein avbjóðing men altso eg síggi fyri mær tað er øgiliga ópopulert at siga tað men altso eg síggi fyri mær at visti mann fer longur fram í tíðina
so trúgvi eg tí at tey sum brúkarin krevur at
vera ein størri aktivur partur fíggjarliga á í í sambandi við við við at vera á heiminum og tað síggi eg ikki sum at vænta sum so tí at vit hava eisini tey eldri fólkini í framtíðini koma eisini at hava eina nógv betri pensjónsskipan men tað sum tað sum eg kenni til tað tað er sjálvandi tað at tað er avvarandi eru øgiliga takksom fyri at tey fáa sýni inn á og fáa ta røktina sum er neyðug og tað haldi eg kommunurnar hava megnað øgiliga væl men men men oyndirnar so er tað lagt lagthar út í nakrar royndir og har síggja vit at tað hevur kanska verið ein avbjóðing í summi
støðum og tað trúgvi eg eisini at tað kemur at vera men men
eg haldi ht tað r øgilia umráðandi at tað liggur hjá hjá kommununum og ella hjá teimum samstarvunum og at at mann líkasum sigur hetta her er tykkara tí tað er væl eisini ein ein ein ein ein ábyrgd í tí lokala økinum at geva sínum borgarum ta bestu tænastuna takk fyri ja takk so er ta jóhannes joensen gersovælformaður ja eg hvi nevnt fleiri ferðir eisini at ein útjavrningarskipinuppá onkran máta eigur at vera tá so tú fært javnstilla økini í føroyum men mann veit eisini at raðfestingarn eru ymiskar og og tað er ein vandi eisini við tí at tænastarnar soverða ymiskar í esum økinum men mann er so víst á at mann pá eianna einannan máta hava nakrar dnormeringar ta tað sum vit hava víst á til dømis á barnagarðsøkinum at fáa standardnornormeroingar er hinsakrelsingin samdur tí at mann má hava nøkur standard nakrar standardstænastur á á økinum takk fyrigers væl esa resen jú takk fyri viðmerkjai tað er eingin ivi um at tað haldi eg at tað er øgilia umráðandi jú men men altso upp á ein el annan máta so blívur tað altíð ábyrgding hjá teimum lokalu kommununum tí eg trúgvi at ein og hvør kommuna og og ein o hvør kommunupolitikari hevur tað tann áhuga t at borgarin skal hava ta bestu tænastuna og at borgarin skal hava tað gott og harvið hava eina áhuga fyri at at draga onnur fólk til at koma av búgvavísirnar kommununum men men also
um standarin er væl eingin ivi um at hvar er hann og og
eg haldi sjálvur at vissi eg hyggi til dømis eftir vaksøkinum so hava vit vit hava ongantíð skorið eina krónu í lønarpuljuni til dømis tí at tað tað søgdu vit tað vera neyðugt partur av tí og vit løgtu altoð fyri í sambandi við tað at lønirnar hækkaðu men sjálvandi so er tað tilboðin sum koma og visti mann tekur á á dagstovnaøkinum so haldi eg tað nú hava vit eitt uppskot liggjandi í í nevndini eg haldi at mann eigur at fara inn og hyggja eftir normeringar altso hvar hvar er tað tú normerar altso hvat er við í normeringum til dømis á dagstovunaøkinum so hevur tú normeringar til tey sum arbeiða á gólvinum
ikki til dømis sumum
sumvið við húsavørðum og vaskifólki og hvortosi tað erikki partur av tí so at sjálvandi skal tað verða ein minimun takk fyri ja takk sora unu rasmussensfýr ena viðmerking ger so væl takk fyri nú tók egins akariasen í fleiri interessamt ting í fíggjarlógini og og eg haldi t hetta er at tað er viktigt hjá okkum at ansa eftir útreiðslunum at at royna at tálma útreiðslunum í rakstrinum tað tað tað má mann sjálvandi men hin vegin so so er tað viktigt at vit halda eitt gott støði í vælferðini tað tað er viktigt men so hugsaði eg eisini um hetta her við at seta meir pengar av í samband við útbúgving og tað haldi eg er ordiliga gott at vit kunnu útbúgva meir bæði innan fyri trivnaðarøkið men eisini at vit taka tann vinnuliga partin at styrkja útbúgvingarøkið har tað haldi er ordiliga gott takk fyritakger so væl jens griasenja takk og takk fyri viðmerkingina tað er væl leingin ivi um at mann tekur ferð eftir tí fíggjarliga
partinum so er tað
mann kan siga tað tyngra takið í í sambandi við at fáa tølini hanga saman tað er sjálvandi at halda rakstrinin niðri tað er nokk so tað lættari mátin er líkasum at siga hetta er tað so so skert etta ett sidur burtur av íløgunum og tí havi eg altíð plagdi ofta at siga eftir kommununum altso takið var at kunna halda eitt eitt ávíst prosentpart av tí sum vit fáa inn til at brúka til íløgur og at tú royndir at roynir at halda raksturin slakt niðri hesum til ber m men mann skal dur mann skal loysini vera reellur tí at at lønarhækkanum og annað tað í sær sjálvum hevur tú onga ávirkan á sum so tað vil siga at tað er ein útrepstur sum kemur afpurát afturat tí lønirnar hækka og síðani er spurningurin hvussu nógv so so vilt brúka afturat til dømis í í rakstri og annað men tað er ein avbjóðing at klára haldrrakstrinum á einum s fornuftigum støði fyri síðan at kunna hava so nógvar pengar til ílegur har
ai it kunna menna til dømis samfelagið
eina kommunu ella eina fyritøku tað er engin ivi um tað takk fyri ja takk so ertað erhard joensens sfal viðmerking ger so væl takk fyriharar formaður øjens agareasa nevndi hetta her um um ótryggleikan við nøkrum inntøkum sum okur hava okur hava jú eina pulju upp á umleið fýra hundrað oghálvtrýss milliónir sum eg onkuntíð havi kallað fyri at hldu koptarapengar ta er kanska et eitt skeivt úttrúgt men tað eru hasir pengar sum eru í hvussur teirru ótryggir tí teir kunnu barriera rættiliga nógv ár frá ári tað samstundis erða teir koyrdur in í raksturin men hvussu sær jens agariasen upp á tað pressið sum kemur at vera á vælferðar tænasturnar tær næstu tíggju árni okur kuma liva longur sjúkrahúsviðgerðirnar blíva dýrari og dýrari tað sær út l at til dømis fyritíðar pensónur og og og annað tað spolar uppeftir samstundis hetta er alt lógarbundið eta ikki ein vandi í at koyra upp á tann mátan sum mann koyrir nú

gerso væl esagriasen takk fyri takk fyri viðmerkingjara jú tað er eingin ivi um at tað er ái vandi og avbjóðingin er í politikki er nemiliga tað at fara inn og gera tað vit kunnu vussu staðfesta tað í sambandi við hesa fíggjarlógina so hava vit ongar lógarbroytingar í sambandi við at gera nakrar reguleringar fyri síðani upp á tann mátan at trimma raksturin upp á einlannan máta so at ttað tað er væl eingin ivi um til erard joensen at tað er faktiskt ta stóri tann stóra avbjóðingin og eg haldi eisini at annað bara fyri stillaðu okkum tað til dømis at vit hava verið út fyri tí til dømis at alivini latið okkum hopa tað ikki nakrantíð hendir aftur men vit hava verið út fyri tí at alivinnan bleiv faktiskt burtur tað vil siga at øll tøkugjøldini er vekk vit síggja til dømis innan fyri svartskjafti nú at tað er ikki tað sama fiskaríð sum tað hevur verið tað vil siga at tilfeingisgjaldið minkar taðvlsiga vissu tann parturin fer út so hava vit eina veldiga veldiga avbjóðing vit hava eisini eina avbjóðing umta s bara fer niður í helvt so tað er absolutt nakað sum mann eigur at taka í álvara og tað haldi mann átti at prøvafunnið
fram til í felag
hvussu vit gera tað samtíðis er tað øgiliga umráðandi at vit skapa karmar fyri okkara vinnu og har við framburði í føroyum takk fyri ja takk so er víðari í røðarlistan tað verður djóni nolsø joensen ger sovæltakk fyri harrar formaður ja til viðgerðar fíggjarlógin tvey tveyogtjúgu og he vóru nógvar áhugverdar røður og tað kemur víða tá ið mann tosar um fíggjarlóg og eg havi heft meg við nøkur ting sum eg allimær taka fram í hesum tíggju minuttunum og sjálvandi so er tað rættiliga nógv góð ting á sososiala økinum sum eg hefti meg við og tað sum eg r hug avi at nevna fyrst tað er móttøkuhúsið fyri harðskapsrakt tað er eitt sera gott átak har faltisktsum koma illa fyri í í systeminum kunnu líkasum venda sær til og vit hava líknandi dømir í í grannalondum har við góðum royndum er blivið brúkt og tí fær tað fullan stuðul har so eisini ein partur er eitt eitt partur av tí er at ein fakligheit verður samlað soleiðis ar mann kann veita tað besta tilboðið fakligheitina samlað vendi eg aftur til eitt sindur seinni í røðuni onnur góð ting raðfestingar er at fyrireikingarnar og byggingin við rásini inni í saltangará er um at verða lið
o og liðug prosjekterað og og fer í útboð ella í nú her í einogtjúgu og byggingin kann byrja í tveyogtjúgu
mentamálog uttanríkismálum hevur sett serbreyt á á stovninm í suðuroy tað er eisini eitt eitt sera gott mál so at vit líkasum røkka út um alt landið við tí tilboðnum av øðrum tingum kann ann eisini nevna at viðlíkahaldsvenjing er raðfest og og at serliga kanska tað ella tann partin sum hevur við taluvenjing haldi eg eri týdningarmikil at fáa upp á breddan tí at nógv fólk sum koma illa fyri so skjótt kunnu fáa venjing í tí aftur ønakað annað eisini sum eg haldi er øgiliga jaligt tað er at at har verður raðfest ísf verður raðfest við nógvum pengum afturat tí tað kann fyribyrgja í seinna enda at ung fáa nógv ung fólk koma líkasum í góðar frítíðaraktivitetir nú nevndur løgmaður í gjár at tann partin sum hevur við rúsevni av trupulleikan at gera tað kemur eitt álit ella kemur ein niðurstøðu í her í oktobur frá tí bólkini sum situr tí sakni er kanska eitt lítið sindur kanska nakrir pengar blivu settir av til viðgerðaarstovnarnar men tað tað kemur kanska seinni tá ið tað endaliga ella tingast longur í í í hesum árinum um at at mann leggur pengar av til tað og tað stóð eisini í tekstinum í fíggjarlógini um at taks tann parturin at mann frígevur kanska eitt sindur av kreftum til meira eftirlit tá ið mann fær at automatisera nøkur nakrar teldu at at at tað verður automatiserað teirra arbeiði og tað haldi e er gott tí vit noyðast at hava eitt ávíst eftirlit við tí sum kemur inn á okkara ungu her í landinum tí er tað kanska at gleðast um at at løgmaður kemur við onkrum ella tann tann bólkurin

hav teimum kanska minni góðu tingunum og tað er tað serliga tvey ting sum eg havihevt meg við tá ið tá ið tíðin er so avmarkað sum á eg fatta meg koyrt eitt sum mann sigur men men tey bæði tingini tað er at einki yvirhøvur verður sett av ella ella at tað verður yvirhøvur ikki tosað um eitt nýtt barnaheim í hesum førunum nú hevur mann parkerað tað líkasum eit sindur uttan fyri fíggjarlógina og tað haldi eg stórt spell tí at er tað nakar stovnor ella nakað heim sum eigur at vera á fíggjarlógini sum vit her sum samlaða løgtingunum eiga at standa samanum so er tað eitt barna heim og akkur á tí forminum hvussu tað skal vera í framtíðini tað tað er so altíð nakað sum mnn kann kjakast um eisini fakliga og har haldi eg at tað undrar meg at tær ferðirnar tá ið landsstýriskvinnan hevur verið frammi um at tað undrar meg at argumentini fyri hví at mann ikki kann havaein partin av barnaheimssum er taðn líkasum truplast at hava hann fakliga samlaðhan og tí hevur hon verið úti eisini í miðlunum og sagt at tað fakliga samla eg gevur góða meining tí at vistimann skal lyfta hesa uppgávuna fyri hesi børnini og teirra familju so er tað øgiliga týdningarmikið at mann arbeiðir saman í bólki og hevur ta fakligu sparringina og tí tí undrar tað meg hvar tey fakligu tilmælini kemur sum sigur at vit skulu spjaðja tað sparja tað virksemið runt um tað gevur simpilten ikki meining og tí er tað statvekk mín áhugheitan at vit fáa tað upp á breddan aftur ongantíð for

hetta her við við við at at tá ið starvsfólka trotið er so stórt runt um landið so so er tað hetta her tað undrar tað meg at mann tekur kanska mann evu ikki hoyrt kanska u at tað manglar so nógvim sjúkraøfrøðingar eg gleðist um at tað verða tiknir flokkar ut tað er slet iski tað men tað undrar meg at at tað verður raðfest akkur á tí tí raðfylgini at mann tekur kanska ein ein ein bólk ella bólkar sum kanska ikki manglar so nógv tá im mon kki hoyrt um hvussur og so tekur mann ikki ein eyka flokk inn av námsfrøðingum sum sum er øgiliga neyðugt øog og men tað má vera altso visti viljin var so hevði ann kunnað kanska men mentað kanska hoyrav landstýrismannini greiða nærri frá tí at ja eg veit men men og at at tað eg haldi ikki tað er nóg nóg viljug tá ið man bara sigur at mann kann hyggja eftir útbúgvingini hvussu mann skipar hana tí tað loyðir meg so til tað næsta og tá ið landsstýrismaðurin segði at hann fór ateftirmeta

haldi at tað hevur eisini verið frammi fyrr við útbúgvingunum á setrinum at teg komu undir setrið og tað er blivið so akadimiserað hoirmað nógv at tey fólkini sum koma út sum lærarar námsfrøðingar mangla tey handaligu kreativu fakini og sum eg skilji á lagnum so eru tey næstan ikki eksisterandi ella tey vælfakini eru ikki at bjóða nóg nógv og og og tað haldi eg er øgiliga gott ella tað er mín áheitan í hvussusur at tað verður tann parturin vevður tikin við og eg vil næstan koma har til í dag og staðfesta at eg haldi at tíðin er komin at læruútbúgvingin og námsfrøiútbúgvingin verður tikin burtur frá fróðskaparsetrinum aftur so at tað kann koyra upp á tað tað fakliga tí eg má tak ktaka dømir úr at vit uppliva næmingar sum sum siga tað atteirra lærarar eru kanska settr til nøkur nøkur fak sum tey fáa ilt av tí tey síggja tað at lærarin megnar ikki at ater kanska at næmingurin er kanska frammanfyri í nógvum í økjunum tað kann ikki vera rætt tí vit eiga at hava tað nógv meira inni sum ein fastan part bæði í útbúgvingini av av lærunum námsfrøðingum hettaher við teimum handaligu kreativum fakunum sum tey kundnu geva víðari til okkara børn úti í skúlunum og í barnagørðum tí vist tað ikki er jamen so so er tað ikki sikkurt at tey børnini nakrantíð koma at uppliva og fáa tað grundleggjandi í í í í beini sum er so viktigt at vit læra tey kreativu handaligu fakini tí tað lærir eisini nógv onnur ting tað hevr ein øgiliga ringvirkning at vit

at vit líkasum koma runt um tey fakini so so tað er eg haldi tíðin er komin eisini í tí eftirmetingini at hygja upp á um tað kanska ikki hevði ligið betri uttanfyri so at vit fingu tann so tað ikki bara bleiv tann bókligi parturin sum bleiv framhevaður men eisini tann tann praktiski parturin av hesum lærugreinum av av av lærara og um

øhonkur hevur verið inni á tí hetta her við játtanini til neyðhjálp og menningarhjálp har havi eg ført fram eisini áður ella tað er blivi tosað um ati eg haldi vit sum eitt ríkk samfelag eiga raðfesta ta eit ít indur hægri og tað er óansæð hvør hvør samgongan situr so eiga tað at verða haldi eg eitt eitti ein størri raðfesting

vit nú nevndu eg eitt dømi í áðni eg haldi at vit hava eina skyldu mótvegis heimssamfelagnum eisini tá ið tað stendur á at kunna hjálpa ug eitt ítøkiligt dømi er so t sum verið upp á eina tíð tað er hetta her hendan her flóttafólk aleva niðri í morea í suður har har børn foreldraleys børn ganga og har haldi eg til dømis at føroyar kundu væl tikið eini tvey trý børn heim sum vit kundu gjørt karmarnar góðar fyri tey tað hevði eisini verið eitt signal til umheimin um at vit vilja hjálpa tí tann undanførslan sum hevur verið at vit í fimtan tjúgu ár hava sagt at vit eru ikki klár vit eru ikki klár eg haldi ikki hon heldur longur í longdini tí ati vtvit hava skipanir og gð góð fólk og góð fakliga faklig fólk her heima sum kunnu hjálpa um vit líkasum settu meira inn á á tí økinum tað var líkasum ein ein eitt punkt sum eg haldi er er týdningarmikið at taka fram og sjálvt um vit kanska halda ella nógv halda at ta er besta at hjálpa á staðnum og tað er tað eisini í teimum allarflestu førum men so er tað í summum førum at tað ikki er er hent ikki ber til og tí kunnu vit bjóða okkum fram haldi eg sum eitt eitt eitt land í eitt ríkt land í framtíðini so hetta vóru líkasum tey orðini um um hesa fíggjarlógina og og nógv gleðilig ting men eisini kanska nøkur ting sum eru minni góð og men eg trúgvi kanska at við víðariforhandlingum so so koma vit til eitt eitt nøktandi úrslit fyri allar partar víðari takk fyri í viðgerðini takk takk sor ta viðmerkingar tað er siri stenberg ger so væl takk fyri harra formaður ja eg haldi et t her við lærara og námsfrøðiútbúgvingin tað íverður nokk o nógv frammi at eisini tann parturin altso sstarvsvenjingin kanska er so stutt at tað kann vera in trupulleiki fyri nøkur at at tað kann vera takið sum ger tað eitt sindur trupult at koma út í arbeiðslívi so har er avgjørt nakað mann kundi hugt eftir men so er tað hetta her við barnaheiminum eg veit ikki ordliga hvat ð hendir á tí málinum men kanska landssýriskvinnan kann greiða eitt sindur frá hvat hendir tí at tað virkar sum alt tað málið púra steðga upp og tað hava eisini verið nokk so alvorligar atfinningar eisini frá umboðsmanninum og ein av høvuðsatfinningunum fyri manglandi trivnað og og tænastur til børnini tað var eisini tað at tað manglaði eitt nýtt barnaheim altso at fysisku karmarnar vóru viðvirkandi til at støðan var so ring á barnaheiminum og og tann støðan er ikki broytt so tað er tá er okkurt sum ikki er í lagi tí tá tú tekur børn úr heiminum so má tað vera til nakað sum er betri enn tað sum tey hava heima so har haldi eg ligur ein stór uppgáva at fáa loyst ja takk ger so væl gjóni nóls joensen ja fyri at byrja við tí fyrstu
ja takk fyri viðmerkingina syru stenberg so er tað tað tað sum hevur í barnamiðin
gera at mann tosar um tá ið tað hevur við hesi børnini sum eru tey sum mann sum samfeløg hevur valt at taka úr teirra heimum sum tí tað er ikki trygt nokk so er tað sum ikki týdningarmikið at skapa teir karmarnar so tryggar so gjørligt fyri tey børnini og tað ger mann ikki við at hava tey spjødd runt umkring ella og við ymiskari fakligheit og og ikki so góðum stabiliteti men tað skal vera rætt skal vera rætt at síðan at umboðsmaðurin hevur verið frammi so eru viðurskiftini kanska batnaði tað eru tey men framvegis er tað eru umstøðurnar hjá teimum at vaksa upp ikki nóg góðar sum at vit so kunnu bjóða tað sum land fyrr enn fyrr enn vit eru tí at fyri at mennast og og líka sum koma fyri seg so eru búðumstøðurnar sum eru gjørdar til endamál til til tey at vaksa upp í sum er ein serlig bygging hon er hon má vera til staðar takk fyri harra formaður ja takk so tað er hvussu sama sennstøðuna sum fyri myrking gerst væl
takk fyri har formaður takk fyri eina áhugaverda røðu
eg eri púra samd við djóna noólsi joensen tí hann hevur segði um barnaheimið og hon visti altso hvør skal um ikki vit taka partí hjá teimum børnum og tryggja teimum virðiligar umstøður tað haldi eg og tí hevði eg eisini ynskt at tað málið kom aftur á breddan óansæð í hvørjum formi tað viktigasta er at børnini fáa eitt barnaheim hitt sum var nevndin tað var hetta her við útbúgvingum til lærarum námsfrøði sum helt vera øgiliga áhugavert hetta her við at næmingarnir kanska í summum førum eru framman fyri lærararnir og tað var eisini hett her við at mann tók alt hetta handaliga ella starvstíðina burturúr vis mann fór fyri nøkur ár aftur í tíðina so var áhugin fyri at søkja at umsøkjaratalið var nógv størri til námsfrøði til dømis áðrenn mann gjørdi tað so bókligt og kanska ikki egnað til okkara viðurskifti so eg kundi halt tað var øgiliga áhugavert sum mann segði kanska hann kundi greitt eitt sindur meiri frá hesin her við hvussu mannjatakk ger so væl
og joensen takk fyri harra formaður og takk fyri viðmerking
gina egon zamweldsen jat tað er nættubeti her við at orsøkin til ateg taki tað fram tað er tí at vit hoyra tað oftai oftari hetta her við at at tær lærugreinarnar sum sum hava við tað tað tað skapandi og og tað mennandi ella ta kreatúru fagini at at tað er í minking og og tá tá ið næmingar byrja at siga ella koma fram við ið v við sovorðnum at at lærarin kanska at vit at vit duga betri klærarin næstan som so so kann man so tá er tað kanska tíð upp á at hyggja upp á at hvat er tað altso tá ið mam tekur alt undir til eftirmetingar at at at er ta er hetta her rættir loystir er hetta tan rætta mátin at fara fram uppá við at vit at tað blívur í ein ur bókligt a vit hava havt røddir frammi eisini um at at styrkja líkasum meira tað krear tú handaliga feikini og tað haldi eg eer er tað og og kanska er tíðin komin at vit kanska leys tríva aftur læraraog námsu útbúgginar frá frá setrinum takk fyri harra formaður
ja takk so er tað jóannes
joensen fe en viðmerking ger su væl takk hara formaður ja hetta er ein diskussión sum hevur verið oftani um sera tað sum jóni jnols joensen seti fram her hetta her at við útbúgvngum av setrinum hussu han skal skipa tær tær blivu akademiskari tí mann vildi geva fleiri møguleikar til lesandi men útbúgingarnir mugu jú verða relateraðir til dgdagin sum ú skal arbeiði undir og dagdagrir sum nánsfrøðingar og lærarar og onnur møtu í dag er jú ein heilt annar enn oftani tann sum verður lýstur ella ella undirvísind í á setrinum tí kann tað virka soleiðis sum at mann oftani undirvísir yvirhøvdið á hvat mann ítøkiligt brúkar til dagligt unkunnu saktans verið baclarstøði hóast tað vóru meira ítøkiligar og meira til tylkilar til dagldagin sum er í dag og har er sjávandi at praktikkparturin ein stórur partur men eisini tað at lærugreinarnir stíla til hvat avbjóðingarnar eru í skúlanum í barnagørðinum í dag ja takkger sovæl
ja takk fyri hara formaður og takk fyri áhugaverda viðmerking johannes joensen
ja og tað er tað er júst hetta her við at vit hoyra at kanska námsfrøðingar og lærarar sum koma úti nú í dag koma út til ein veruleika sum er so øgiliga nógv øðrvísi enn hann hevur verið kanska í hini árini og kanska er ikki ílatin í í nóg góðan mun til til tær avbjóðingar sum sum eru á á økinum tí vit skulu minnast til tað at at foreldur í dag seta størri krøv enn tað hevur kanska verið fyrr bæði til hvussu hvussu bæði til undirvísing og til til dagstovnar ha ø so so og tað vit hoyra eisini um at praktikkin sum sum bæði námsfrøðingarlærarar eru eru á r minka burtur niður í einki og tað er tá tú veruliga følir tá i tú ert úti í markin tá ið tú ert úti á skúlanum dagstovunum at tú følir at og bústøðunum at tú fært gjørt nakað sum tú verður speglaður afturí at er hetta her tann rætti mátin er hetta her líkasum tann rætti vegurin og tú persónliga brúka teg so nógv at tú fært afturmeldingar upp á hvussu tú gert í í í ymiskum støðum so har eru nøu
onkurtingmum eiu a hygja atir takk fyri harra formaður
ja tað er erasmussensern og viðmerkuring ger so væl takku fyri tað harre formaður áhugaverd røða sum gevunum nólsoy joensenni helt og hann er væl vitandi innan fyri nógv øki serliga ná tað urinnan frá námsfrøðiliga tí kundi eg kanska hugsað mær at spurt gjøgnum formanin hvørn man orsøkin vera til at útbúgvingarnar eru gjørdar so á kvademiskar hvat hvat er tað sum ger tað er tað kanska tað at at tað verður at innihaldið verður gloymt og mann kanska vevur meira at hugsa um um um pengarnar tað sum mann fær burtur úr teimum liðugur at læra enn at hugsa um innihaldið og í púra samdur vit í at tey vit mugu fara at hyggja eftir skipanunum tær tær útbúgvingar sum vit hava soðata er at tær tær nøgdar tann tørv sum vit hava ttann brúkarin tað er taðer brúkarinti mái hugsa so kanska skann hugleigði um teyr hvíta má vera ja takk ger so væl hjáhenum nólsoy seformaðurog takk fyri viðmerkin hena fyri mo rasmussen ja atta er eisini áhugavertvinkulat
at hyggja uppá at eg trúgvi tær ein blandingur av av ymiskum tingum sum gera tað at at tað er blivið kanska
kaka í einum akodemisk og og kanska hava vit ikki tað sum ofta hendir tá ið mann setir kanska eina broyting við tað verður s nú í hesum førinum eina útbúgving at so so sigur mann at mann hyggur eftir aftur um eini tvey trý av eftirmetað og er eg bangin fyri at tann eftirmetingin ikki er gjørd og tað bara líkasum sleppur at liva sítt lív víðari og at mann ikki hyggur eftir hvat er er hetta er hetta málið við at fáa brúkararn er fokus aftur ha tað haldi g er øgiliga týdningarmikið og ov viktigt at eisini sum sum frimun rasmussen sigur at vit kanska eru farið frá tí for nógv uttan av líka sum onkur steðgar áog sigur e skulu venda líka aftur til tað sum tað handlaði um altso tað at vera saman við fólki vera umfólk og kenna tað praktiska hvussu tað er at vera og rúma hesum fólkunum og teirra avbjóðingum ha tað trúgvi eg er viktigt at fáa kanska pábanan aftur og tað eiga vit at kunna loysa í felag sum sum eitt stykk á onkran mátta takk fyri harra formaður
ja takk so er tað annika olsen sum hugsar orðið gjørt væl
ja takk fyri harra formaður á kinesiskum hevur orðið kreppa tvær týdningar tann eina merkir vandi og hitt merkir møguleikar í heimsumfatandi heilsukreppuni sum síðani gjørdist einl eina bskaparkreppu hava føroyar og føroyingar valt tað góða valið valt møguleikarnar fram um trupulleikarnar og vandarnar okur kunnu takka føroya fólki fyri ta vælferð og tað fíggjarvánir okur síggja í dag vinnulívið hevur megnað væl at umskipa seg í einari krepputíð og hevur hórað undan inntøkuvøksturin økist nú aftur og liggur um trý til fýra prosent felagsskatturin økist í stórum sum ber boð um eitt vinnulív í vøkstri føroyingar hava verið raskir at brúka pengar í føroyum og at stuðla øllum tí sum í føroyskt føroyingar hava í hópa tali valt at flyta aftur til føroyar
og ongantíð í søguni hava so nógvir føroyingar búð í
eitt økt fólkatal stimbrar um fíggjarliga haldføri og bøtur um demografisku avbjóðingarnar harra formaður tað er hugaligt at lesa búskaparfrágreiðingina tað eru góðar fortreytir og útlit fyri okkara búskapi earbeiðsloysi er eitt komma tvey prosent løntakaratalið er methøgt løngjaldingarnar vaksa við trimum prosentum í løtuni og serliga er tað tænastuvinnurnar og almennu tænasturnar sum fara við hesum vøkstri og stórur privatur eftirspurningur er eftir vørum og tænastum og brúkarakanning vísir at føroyski brúkarin ikki hevur verið stórvegis ávirkaðar av koronufarsóttini føroyska brotultjóðarúrtøkan er vaksin úr hundrað og áttaogfýrs túsund krónur pær íbúgva í ár tvey túsund til at vera fýra hundrað túsund krónur per íbúgva í tvey túsund og einogtjúgu okur gerast ríkari per íbúgva enn okkara grannar føroyski landskassin hevur lítla skuld samhett við flestu londini í vesturheiminum bruttuskuldin hjá landinum kann metast at vera tjúgu prosent av btu í tvey túsund og einogtjúgu og samanberigur hetta við es so liggur bruttuskuldin á fimmoghálvfems prosentum í danmark er um fjøruti og í íslandi eru millum fýrs og fimmogfýrs prosent tað er nógv mann kann taka fram í fíggjarlógini av góðum raðfestingum og serliga gleði tað meg at endurvenjingin er raðfest bæði á heilsu og almannaøkinum tí tað er rætt og skilagott at seta fyribyrgjandi inn eg gleðist eisini um at orkumál er komið inn aftur á fíggjarlógina við eina komma átta milliónum tað lóg lág um fimm milliónir í tvey túsund og níggju og fram til tvey túsund og trettan men so forsvand tann játtanin og tí er tað gleðiligt at honum komin aftríaftur men okur eiga ivaleyst at seta munandi uppaftur av komandi tíðin men um okur framhaldandi skulu hava øll hesi góðu tølini at vísa á so vilji eg loyva mær at koma við nøkrum avbjóðingum sum eg haldi okur síggja fyri framman og sum okur mugu taka í álvara eitt lyklorð fyri at styrkja um vøksturin er at loysa avbjóðingina við manglandi arbeiðsmegi trot og fløskuhálsar eru serliga í byggivinnuni og tænastuvinnuni og almanna og heilsuøkinum eg gleðist um at landsstýrismaðurin í vinnumálunum fráboðaði av vinnudegnum at hann í heyst fer at undirrita avtalu við danska starvsbróður sín um at gera tað smidligari at fáa skikkaða arbeiðsmegi til føroyar og at viðgerðatíðin skal styttast munandi men okur mangla hendur í røktini og á dagstovnuøkinum og hetta má endurspeglast á fíggjarlógini dagstovnar í landsins størsti kommunu mugu lata aftur børnini verða send heim og foreldur muga fara til hús frá arbeiði tí tað er ikki nóg nógv fólk at arbeiða á dagstovnunum her mugar broytingar gerast eisini á fíggjarlógini og okur muga fáa fleiri flokkar á námsfrøðingum og eg veit at landstýrismaðurin hann roynir at loysa ta avbjóðingina og kemur uttan iva fram til eina loysn á tí málinum tað er ordiliga gott at námsfrøðiliga hjálparútbúgvingin er raðfest og hon heldur fram í komandi ári men okur mugu eisini fáa settar fleiri námsfrøðingar ella fleiri flokkar av námsfrøðingum ein millión er sett av til heilsurøktaraútbúgvingina og nú verður tikið inn tvæy ferðr um ári í suðuroy sum er ómetaligani gott eg spurdi landsstýrismannin í gjár um hetta her við viðurskiftini hjá hesum starvsbólki netuppheilsuhjálparau og røktaraum at fáa løn undir útbúgving og eg gleddist um at landsstýrismaðurinog netupp boðaði frá at tað er ávegis og at tað verður ein loysn á tí málinum um dagarnar bleiv eisini ein kanning løgd fram um at stytta arbeiðsvikuna okur verða noydd at taka hetta í nógv størri álvara tað er ein orsøk til at fólk í umsorganartænastuni á eldraøkinum á dagstovnuøkinum og á sjúkrahúsinum hava ómetaligani trupult við at fáa eina fulla arbeiðsviku tí arbeiðsbyrðan er ov tung og kvinnur ja tað eru serliga kvinnurnar sum velja hesi fakøkini frá og eg síggi tað eisini sum kvinna í politikki sum eina skyldi at gera vart við hesi viðurskifti hetta kunnu kur ikki lata okkum um okkum ganga og eg meini tað veruliga fólkaflokkurin fór upp á væl at styrkja um familjuna tað er veruligani eingin ivi um míni sál at okur eiga at taka fatur í rótini at byrja at arbeiða stigvíst um at stytta arbeiðsvikuna tí okur verða noydd at hyggja eftir viðurskiftunum um at fáa arbeiðslív og familjulív hanga saman og gera tað møguligt og hugaligt at fara upp í fulla tíð normeriyingararbeiðsviðurskifti stytt arbeiðsvika eru alsamt viðurskifti sum okur verða noydd at tora at tosa um tí okur hava ikki hendir nokk til hesi trivnaðarøki og tað er ein orsøk til at fólk venda hesum arbeiðsøki baki og tí tapa okur kappingina gera okur tað sama so fáa okur tað sama tí mugu taka hetta her neyðug a kjakið eisini okur á borgarliga veingjunum tí eg meini at okur kunna gera nakað við tað og tað nú avbjóðingar eru eisini millum okkara ungu rúsevni og rúsdrekka fylla alsamt meira ímillum tey ungu okur kunna gott brúka nógvar pengar upp á at basa hesum seta viðgerðarstovnar á stovn veita á sálarliga hjálp tá ið skaðin er hendir men okur vita at tað einasta sum hjálpir tað er at geva okkara ungu røttu karmar røttu fyribyrgingina røttu vegleiðingina so tey ikki koma sær út i hetta tí eiga okur at játta meira pengar til ítróttin sum eru besta gávan okur kunna geva okkara ungu játtanin hevur staðið stað í mong ár til ísf ellivu komma sjey milliónir hetta átti at verið minst tvífaldað so hevði tað munað nakað landið sleppur lutfalsliga lætt landið byggir ikki eina tí einastu ítróttarhøll vøll ella hil tað eru kommunurnar sum byggja ítróttarandlekini umframt at tey skulu at rinda seks komma fimmogtjúgu prosent ella mvg prosent í mveg av hesum tí átti landið sum tað minsta at játta meira pengar til ítróttafeløgini og strika mvgi at enda so vilja eg nema við hvussu okur kunna vaksa um okkara búskap so okur framhaldandi kunna hava eitt vælferðarsamfelag sum kann fíggja alla hesa vælferðina okur eiga samgonga saman við andstøðuni at streingja á at skapa betri marknaðaratgongd út í heim fyri okkara tilvirkaðar vørur tað verður seg til es til kina til usa og til russlands okur eiga at standa saman um at broyta okkara uttanvíkspolitiska heimildarlóg tí hon er eftir hondini vorðin ein spennitroyggja fyri okkara búskap og fyri okkara land orðatakið sigur at tað er ikki vindurin sum avgerð hvønn veg skipið siglir men hvussu tú setur seglini latið okur seta seglini ræytt út í heim og opna heimin fyri føroyum tí tað her lykilin og grundarlagið liggur fyri veruligum vøkstri liggur og tí eiga okur at standa saman um hetta takk fyri harra formaður ja takk so er tað viðmerkingar johannes joensen ger so væl takk fyri hara formaður eg havi áhavert annika olsen førur fram etlaði bara at núlandsýrismaðuin er í mentanmálinum so ætlar eg bara at spyrja um nú tøknin og framkomið nú kann mann taka útbúgvingar næstan allastaðni frá tá man ætlar at hava arbeiðið og útbúgvingi saman man mann kann kompinera tað snakkar marn sou eisini um fjarlestur og er tað á nógvum útbúgvingum mann sakkar um tað ella er la bara á heilsurøktarog heilsuhjálparútbúgvinginu takk ger so væl anikolsen ja takk fyri ja áhugaverdur fyrispurningur hetta her við at hava fjarlestur sum eitt tilboð er absolutt einum gongd leið kanska serliga í einum oyggjasamfelag sum okkara at tú hevur kunna tikið eina útbúgving um tú situr í skúgvo ella tú situr í suður ella hvar tú hevur búsett teg í føroyum at tú kansn taka tærð eina útbúgving og førleikamenna teg men tað er eisini møguleiki kanska eisini út um landoddarnar vistmann ikki hevur ta útbúgvingina ella tað tilboðið her í føroyum at mann kann gera tað umvegis fjarlestur tí eg trúgvi eisini at tað er við til at fasthalda føroyingum
í føroyum og at at ikki fara av landinum tí tað skal nema sær eina útbúgving so tað er absolutt eitt kærkomið
tar alternativ til tar itableraðu útbúgvingarnar hjá okkum so tað haldi eg er absolutt nakað mann eigur at arbeiða víðari við ja takk so er ta hyensagriasensfar ena viðmerking ger so væl takk fyriharar formaður ja ein góð røða sum annika olsen helt og sum eisini var rættiliga víða sum eisini líkasum vísti á nøkur ting nakrar møguleikar og so víðari og tað sum koma inn á í sambandi við dagstovnaøkið eldraøkið

mugu upp á einlannan máta gera nakað meira fyri at menna hettar økið og at skapa áhuga fyri at at fólk fara at fáa sær útbúgving innan fyri hetta øki soleiðisnar at vit koma burturúr tí støðu sum økir í í dag og tí er faktiskt mín spurningur til anika olsen um hon hevur nøkur nøkur nakað annað hugskot ella uppskot um hvat mann kundi gjørt fyri at skapta ein enn størri áhuga hjá fólki at at tykjast útbúgvingina upp á tann mátan verður við til at menta hetta øki takk fyri jatakk gersovæl anniolsen ja takk fyri viðmerkingina heðinsachariasen ja eg havi fleiri boð upp á tað eg haldi millum annað eikur at hyggja eftir okkara miðnámsskúla nú hevur mann tøknibreyt mann hevur búskaparbreyt i mann hevur
be hugbreytur og so víðari eg haldi at mann eigur at hava eina breyt
sum eitur heilsubreytum soleiðis at mann fær slúsa nógv at teimum ungu áðrenn tey hava valt sær eina breyt í miðnámsskúlanum inn á tann vegin at mann tekur heilsuhjálparútbúgving ella heilsurøkt ella kanska sjúkrarøktarfrøðing ella lækna í síðsta enda at tú longu í í í tí fasini fer eggjar fólki til at taka sær eina útbúgving sum bendir á tað heilsufakliga og tað trúnaðarliga tað kundi eisini verið innan fyri tað námsfrøðiliga so eg haldi kanska at miðnámsskúlaútbúgvingin kundi kanska tillagast meira tann vegin og nú o liggur á miðnámsskúliskamt frá heilsuskúlanum í í hovi so tað hevði verið laga manni at mann styrkti um tað samstarvið og fekk kanska eina eyka breyt á á miðnámi tað hevði kunnað eggja fleiri til at tikið hetta umframt alt annað sum eg eisini nevndi í mínari røðu sum absolutt er neyðugt
høvur páll sáttur gjørt so væl
takk fyri harra formaður anikolsen segði at uttanrikispolitiskamgin eftir hondini er blivin hon ein spennitroyggja tað haldi eg hon hevur verið líka frá byrjanin av a had a var ein feilur at mann samtykti hana fyri eitt sindur av langar tíð síðani í mun til mín aldur eg uvilð at spyrja anikaolsen hvat hálningu hjá fólkaflokkinum er til at avtaka uttanríkispolitisku heimandarlógina takk fyri jatakk ger so væl anikolsen ja takk fyri og takk fyri viðmerkingina hervur posdóttur eg haldi absolutt oku skud hava eina nýggja heimalalóg mann kanniki bara avtaka hann uttan mann hevur nakað annað seti staðin eg haldi at okur havaltein giltan møguleika í løtuni nú ø øll eygu venda seg ímóti føroyum bæði danmark hevur setttýdningin í at mann varði noyddur til at gera okkurt tí at føroyar hava fingið eina lyklapositión millum stórveldini í arktis eg haldi okur eiga at brúka tann møguleikan til at tryggja føroyingum eina nýggja uttanríkispolitiska heimilalóg ella kanska at at fáa okkum atlimaskap í í í øðrumhandilssambondum um eitt nú vto sum kann gera tað møguligt at fáa enn fleiri
handilssambond út í heim okur hava
kanska tann giltasta møguleikan nakrantíð í føroya søgu til at vinna á føroyum størri uttanríkspolitiskar heimildir akkurát hvussu hon skal saman skrúvast hvussu lóggávan skal síggja síggja út tað kunnu okur diskutera men møguleikin liggur beint framman fyri okkum og greiða taka hann ja takk so koma okur til næsta røðara
eg rósa
samulsen ger so væl takk fyriharar formaður eg má siga at eg eri ómetaliga fegin yvir ta fíggjarlógina sum vit hava til viðgerðar í dag raðfestingar og góð átøk innan fyri tað sosiala heilsu og mentanag øki eru sjónlig starvsfólkatrøt tað hava vit sum er ein stóri avbjóðing á øllum frontum í løtuni og ikki bara hjá tí almenna men eisini hjá tí privata og serligani tá ið talan er um fakfólk innan fyri heilsuumsorgan og barnamenning og vit mugu ikki gloyma tað at fáa fáa fáa hesiøki ikki ta uppraðfesting sum tey hava uppiborið so verður trupult hjá familjunum at hanga saman serliga tá tey skulu út í vinnuna eisini tað var tveir flokkar nú tiknir upp innanfyri tilsjúkrasjúkrarøktarfrøðingar og heilsurøktarar og fyrireikað verða eisini námsfrøðiliga útbúgvingin soleiðis t hon hoti meira at relatera til dagstovnar so mann kann skiga annað at støðan hon varð tikin í rættiliga
stórum álvara hjá hesi samgonguni í suðuroynni har verður eisini duni uppræðfest og serbreytin sett á stovn tað vil siga tað eisini
ar vilja vit uppraðfesta so at øll tey sum hava sertørv hava ein møguleika og at geva sítt íkast í samfelagið einki er so keðiligt ótrygt fyri ein sum ikki følir tað at hann kann gevast íkast yvirskriftin hjá mær vil altíð vera at tryggja reabiliteringina tað vil siga at tað takast hond um borgaran og teirr avvarandi likamliga sálarliga og sosialt tað eigur at vera ein reyður tráður í øllum øllum sum hava brúk fyri eina tænastu óansæð hvar um tað yrnanfyri heilsuverkið almannaverk ella um innan fyri skúlaøkin vit hava tað ikki nóg nóg stóran mun enn og tí vóni eg at vit fáa eina yvirskipaða lóg sum sigur at vit skulu tryggja eina reabiliterings tilgongd at ein heildarætlan verður gjørd sum tekur støði í hvat tørv í tann einkultu borgarinsm hevur brúk fyri vit síggja aftur og aftur og aftur at tað eru fólk sum detta niður ímillum og ikki fáa eina tænastu stað hava brúk fyri sum er viðvirkandi til lykt á eina aðra tænastu sum evu brúk fyri altso tað er samanhangurin vit hava brúk fyri vit kunnu siga at tað at lógin um almannatrygd og tænastur hon byggiráðreapiliteringstankan ráðgeving samskipan og so skal annað eisini samstarva við onnur øki men tað er ikki nokk tí tað er tað økið men vil siga tað tað er gleðiligt at vit komin har til og uttan at taka munnin pfá fullan so eri eg ómetiliga glað fyri at viðlíkahaldsvenjingin nú eisini er tað er endurvenjing tað er viðlíkasvenjing og ikki minst er tað talið venjing eisini so havi eg ein spurning tl landsstýriskvinna eisini um tá ið talan er um taluvenjing um hvønn mun í tag er talan um vit hava nøkur fólk børn tað bleiva skrivnaðar úti á landsjúkrahúsinum tá ið tað er heilt lítil ella tá tað eru fødd um tað hoyrir ella ikki tað er ikki øll sum fáa staðfestu hava tørv ella ikki men kanska í ssso hvørt at vaksa so kanska kemur tað til at børnini ikki hoyra ella tað er vaksin fólk sum missa horvnina so fara tað niður tl danmarkar og fáa eina innplant ím siga í høvdið so at tey kum hoyra betur tey fáa møguleikan fara niður fáa eina stóra góða dýra skurðviðgerð so koma t eim til føroyar og fáa einki tað er fullkomiligani slepta á fjall so eg vóni at tann tali venjingin skal til verður broytt til at vera ein samskiftisvenjing soleiðis tað at hesi fólkini fáa nakan við eina hjálp í dag mágu tey betala privat sjálvi tey sum hava børn skulu triðja hvønn mánaðir niðir til danmarkar og fáa kanska a verið vekk fýra fimm dagar hvørja ferð og tað er at drykkja mese sig familjuna úr samfelagnum og noyd til at far eitt annað stað pengarnir eru til men tað skalumræfast og so gerast ordiligt so eg hugsaði mær at landssýriskvinnan líka kundi koma inn yvir um um um talan er eisini um tann málbólkin fyrr e tað verður soleist tað var undir hjálpartól á miðstøðini bleiv flutt til sernám men tað er ikki tilboðið var iki veikt

og tí at tað er virkuligani tað sum vit hava brúk fyri ø vit vóna at tað gongur skjótt og sum vit hava sæð so er bygningurin klárur og tað skal setast verk og eisini tað at tú hevur tætt samstarv við klaksvískar sjúkrahús tað er tað er heilt fantastiskt tá ið vit so arbeiða tá i vit tosau um tá tað kemur til stoffir so nevndir løgmaður tað kemur eina heildarætlan sum sum verðurlagd fyri síðst í oktoburmánað so síggi eg eisini fyri mær tað sum raðfestin sum sumlandstýrismaðurin í heilsumálunum ger er at styrkja gygni við tað at tey skulu uppraðfesta til eina útbúgving til sum heimaráðgeving longu har tá ið børnini vaksa upp ella koma til ber til at fara inn og fyribyrgja vit tosa nógv um tað fyribyrgjandi arbeiðið og tað er tað mest týdningarmiklasta av øllum tæy fara inn og veita familjuráðgeving har sum tað er neyðugt bæði fyri at fyribyrgja barnaverndarmálin men eisini at hjálpa til at finna út av um barnið kanska møguligt hava tørv ella kanska ein av foreldrunum hevan tørv soleiðis at tað tey kunnu fáa ta ráðgeving sum tey hava brúk fyri so at tann raðfestingin rokni eg kemur at síggjast rættiligani væl aftur í samfelagnum og so er tað aftur tey sum eg havi kanska serligani tokkað til tað er tey børnini sum ikki fáa hjálp sum eru komin út í ta vanlægnu at fáa koma út í misbrúk og sum standa á ein bílista og ikki fáa hjálp til eina útgreining vit vita tað at eitt barn eitt barnalív er ómetaliga stutt og at skaðin tað fylgir við tá eitt barn ein kanska ein genta níggju tíggju elliv ar gomul genta føtur stoffur tað er øgiliga trupult at rætta uppaftur tað er ein øgiligani tung og langleið so at bæði við tað a mann setur inn fyribyrgjandi má ta tosa nógv um at vit skulu økja um ítróttartilboðini ja ta er fínt men samstundis má kommunurnar eisini gera raðfestingar soleiðisi at ungdómstilboðini eru til tey børnini sum ikki íðka ítrótt mog sikgskúlin er fínt deiligt tilboð ta er eisini heldur ikki øll slapp inn har men p á einanna máta mugu vit taka hond um tey børnini sum eru einsamøll visti mn hygur eftir í verkætlanini sum vær í íslandi so gjørdu tey mest burtur úr teimum børnum sum ongan høvdu og tað var tað sum størsti vinningur var so ati eitt annað sum landsstýriskvinnan í almannamálinum kemur við ta er at raðfesta eitt móttøkuhús til útsettar persónar sum verða vútsettir fyri harðskapi bæði kvinnur og menn og tíverri vísir kanningin eisini tað at vita ikki væl statt í føroyum tá tað kemur til harðskapi ág øllum slag av harðskapi kanningin sigur øgiligani greitt hvør fylgirnar eru tað eru fleiri av teimum sum eru harðskapsrakt sum eru fyritíkar pensjonistar eri undir sjúkradagarpeningi eru nógv hava nógvar fráveru frá arbeiðsplássinum so eg hevði ynst ynskt tað at mann eisini tók hond um tann málbólkin og ikki minst tey børnini sum eru vitni til bæði at síggja harðskap í heiminum og at sum vaksa upp í heimun har sum rúsdrekka ella rúsevni er ein trupulleiki og ella sálarsjúka hetta er ein málbólkur sum vit mágu raðfesta tí hetta er okkara framtíð vit muga hjálpa teimum sum eru ringast firði og tað sum eg síggi í hesum her raðfestinum so eru verður hondtikin um nógv av hesum her sum tað ver hugsa um

endurskoðan á eldraøkinum hon er eisini á gottnum nú tað er eisini eitt øgiliga spennandi at síggja tað hvat ið múrslitmál komi vit fáa kanska eina fatan av hvussu økini koyra bæði hvør sær og um tað er kanska ein samanhangur um tað er nakað sum kanska møguligsdettir niðurímillum mítt hjartamál er eisini sum so nógv onnur at vit fáa ein felags vestatiónsleist vit hava ikki ein felags vestatiónsleist í føroyum tá ið lógin bleiv gjørd tá høvdu vit nakað sum eitt felags brokt tvey og tann útbúgvingin finst ikki í dag og niðri er mær farin yvir til eina sum eitur felags sbukt trý so í meira í tráð við ta lógina sum bleiv samtykt tá ið hon bleiv tá sumblei lagt út í tvey tús og fimtan men enn eru ikki nøkum útbúgving í føroyum til tanntæntann vistatiónsleistin tá varðr tað meira brúkt sum mann fer inn á staðið og undirvísir heldur enn at fara á súlabonk tað verði meira gjørt in praktisk undirvísing takk fyri ja tak sora johannes joensen sum e viðmerking ger s væl takk fyrihara formaður ja tað eru nøkur nøkur góð ting sum er í fíggjarlógini men eg hugsi mann hoyri so javnan hetta her um at mann fer niður til danmarkar og fær góða tænastu í danmark á sjúklingaøkjinum til dømis og so kemur hn til føroyar so er a tænastan sletk í føroyum iki kví mam ikki hyg hyggu meira eftir danum hvussu tey gera og so set tær í verk í føroyum tað vísti sgat tað gongur øgiliga lang tíð til dømis t tað við talulæru sum rósus samulsen nevnir nú má fingi eina skipan á landssjúkrahúsinum men tá hon kemur út á landssjúrahúsinum so er skipanin ikki meir og hatta er ígjøgnumgangandi tað sama allastaðni mann ger so einar fragmenteraðar skipanir sum er ikki fungeraðí enni heild

ja takk ger so væl rósa samelsen takfyri hara formaður tað eri eg samd í tá dømis sum eg nevndi um hettaher um at fara eina uppiratión gjár í danmark og so kemr hantil føroyar so er einki tátá longu tá mannmann setir á eina sovorðna mansiga at geva svort tilboð so má mann hýggja breitt og ikki bara eftir sjálvari oppiratiónini

kn kemur inn at vit eru noyd til at taka hædd fyri likamaliga sálarliga og sosialur støðuna hjá fólki eg komi ikki untanum vist úu ikki gera tað á tann mátan jatakk sor tað annika olsen sum er vimerking ger sovæltakk fyri harra formaður ja rósa samuelsen nan við nógvar sárbara bólkar í okkara samfelag og ábyrdir í fíggjarlógini og tað er mikiðgott eg kundi hugsað mær at spurt rósu samuelsen um ein annan sárbarabótn nevliga børnini sum verða sett heiman okur hava havt barnaverndarlógina til viðgerðar í trivnaðarnevndini og landstýriskvinnan hevur boðað frá at hon fer inn at dagføra hana men í løtuni er ein granskingarverkætlan ein áhugaverd granskingarverkætlan
mannsum tað verður søkt stuðulin
har ið tað vísir seg at børnini í staðin fyri at verða sett til fosturs at mann hugsar um er tað nakar í nærumhvørvinum eru tað næstringar ommur abbar sum kunna taka sær av børnum tí at tú vísti at tey hava betri úrslit og fóta seg betur vist tey eru næstringar í umhvørvinum sum sum hjálpa til og taka sær av teimum heldur enn at tey fara til eina fosturfamilju sum liggur longri vekk frá familjuni hevði jatakk
ger so væl lósu samunsen takk fyri hara formaður
tað er inki ivast í atbørnini hava tað sum oftast best hjá sínum foreldrunmum tá ið tað ikki ber til so ber tað eisini til at seta inn og hjálpa teimum foreldrunum sum ikki megna uppgávurnar frá foreldur soleiðis at pá á einlannan máta hava tilknýti til foreldruni við við við við uppsíunum tað e einki t ivast í ja eg vil fegin vera við til at taka undir við at mann ger alt hvat mann kann fyri at tryggja ter børnunum ein rættan og tryggan uppvøkstur og taskan broyting barnaverdarlógin skal til vesi han skal til so gera vit hata jtakk sra bjørt sntakk fyri øeg havi huggeva rósa samenssen eina herðaklað fyri her eru fleiri uppraðfestingar á almannaøkinum og er slett ikki iva um at rósa samensen eigur sín lut í tí men eg kundi hugsað mær spurt tá tað snýr seg um hesi her yngri enn sjeyogtrýss ár sum landið framvegis hevur ábyrgd av sum eru dmns rakt s
framvegis detta niður ímillum í nokk so alvorligan mun í í samfelagnum
hvørji ítøkilig stig heldur rósa samuelsen hvør ting kunnu gerast her og nú fyri at gera støðuna skjótt økið
nógv betri sum mann loftar øllum og ikki bara nøkrum takk fyri tær takk ger so væl brotsa saman sein takk fyri farmaður tá mann tekur tá mann tosar um fólk sum eru niðan fyri sjeyogtrýss so er tað fleiri málbólkar sum hava tað ómetaliga trupult tí sjálvandi bústaðarviðurskiftini sum eru ein trupulleiki ein avbjóðing stuðulsurviðurskifti sum er ein avbjóðing men skjótt kundi mann uttan iva gjørt eitt gott samstarv við
við kommunurnar kommunurnar hava allar fakreiyndirnar tær hava eisini hølir og tær hava eisini møguleikar og eg sigi ikki tað at mann skal siga ateitt yngri fólk skal setas saman við teimum sum eru hálvfems og fimmoghálvfems tað rikkitað ag siga tað eru eisini fólk sum eru sjeyogtrýss innanfyri eldra øki sum væl kunna vera saman við við við teimum sum er niðan við sjeyogtrýss so eg trúgvi tað at vistimann skal gera eina skjóta loysn so er eisini ein loysn atgera samstarv við kommunurnar ja takk so ta eykun samuelsens m fær eá viðmerking ger so væl ja takk fyri harra formaður eg haldi rósa samuelsen
tekur øgiliga ofta denta og brenni fyri hesum her børnunum
sum hava serligar avbjóðingar av ymiskum slag og vit hava kanska tosað nokk so nógv um hetta her við sygeatri og og tey tingini men tað eru eisini nakrar avbjóðingar tá ið hesi børnini koma í skúlaaldur og visti mann so hyggur eftir játtanunum har til man siga sernám og serskúla tilboð í fólkaskúlanum og skúlin á trøðni sær út til eisini at vera undir einum øgiliga stórum trýsti so dugi eg ikki ordiliga at síggja tær stóru uppraðfestingarnar har í mun til at mann á almanna økinum og sum eg eisini ikki ivist í rósa samelsen hevur ávirkað tær uppraðfestingarnar sum eru men vit verða eisini noydd at síggja tá ið børnini koma í skúlaaldur og at børnini hjá okkum sleppu vanliga skúlar sjálvt vanliga skúlan sjálvt um tey hava nakrar avbjóðingar ja takk ger so væ rósu samulsen takkfyrihar formaður ja tíverri er tað fleiri av okkara børnum sum hava avbjóðingar
sum ikki fáa ta røttu tilboðini eitt er tað at tey standa og bíða
fyrst hjá sernám og síggja sigalska depilin at fáa eina útgreining sum kanska viðvirka til at gera tað støðan er verri taðn næsta er so tað at tey fáa ikki ta røttu hjálpina næmingarliga undirvísingina sum tey havi brúk fyri eg veit ikki akkurát hvat trupulleikin liggur men tað sær út sum um eg sigi ikki rætt men tað sær út sum um at pá einannan máta er tað sernám sum sum allir málbólkar up á einanan máta leggja eftir um tað er rætt ella ella skeivt tað veit eg ikki ordiligt men eg veit vi at landstýrismaðurin hann arbeiðir við atendurskoða sernám men tað er nógv sum kann gerast beturi ja takk so kom okur til næsta røðara tað er bjørt samunsen ger so væl takk fyri harra formaður so spurnigiuer um nakar lurta
hin heri men eg ætlaði
tey byrja við at fegnast um at tað stendur væl til í føroyum men tað er eingin ivi um at vandi er í vælferðini tekman seg ikki saman heilt skjótt eg hevði hug at vísa til búskaparfrágreiðingina nummar eitt frá fyrr í ár á so í tretivu har tað stendur púra greitt at longu í tvey túsund og átta og tað er hasi tá ið seinna amboðið set tekur við og heilt fram til tvey túsund og fjúrtan tá sæst at útreiðsnar hjá landskassanum vaksa skjótari enn inntøkuna í tvey túsund og átta kann mann vísa á tað var ein heimskreppa so fram til tvey túsund og ellivu kann tað gott vera ein orsøk men tekur mann frá ellivu og fram til tvey túsund og fjúrtan so hevur mann heilt einfalt undir borgarligu samgonguni báðar tær ferðirnar sum fólkaflokkurin hevur sitið við fíggjarvaldið ikki havt stýr á ikki havt javn
vág í inntøkum og útreiðslum niðurstøðan er sostatt at borgarligir flokkar í føroyum er eingin garanti fyri at stýr er á búskapinum hetta sum stendur
stýri búskaparfrágreiðingini prógvar at tað mótsatta er tilfeldið tað stendur eisini at frá tvey túsun og fimtan til tvey túsund og nítjan eru inntøkurnar hinvegin vaksnar munandi skjótari enn útreiðslurnar tað er skeiðið hjá undanfarnu samgongu hjá tá tá vit í tjóðveldi áttu fíggjarmálaráðharran sum stýrdi føroyum við rættiliga strammaðum fíggjarpolitikki og so verður tað víst á at mann aftur nú hevur størri útreiðslur enn inntøkur og so haldi eg ølll eiga at spyrja seg sjálvan hvussu ber tað til o at fyrstu ferð mínari tíð í løgtinginum at eingi fylgilógaruppskot er til hetta her fíggjarlógaruppskoti tað er skent orsøkin til at orðaskifti verur so tæmt tað er heilt sikkurt av tæirri orsøk tí tað plagar at vera í fylgilógaruppskotinum at mann tryggjar inntøkur til tær raðfestingarnar mann ger og harum plagar at stríðað at standa tí plagar nógv heitari og so fari eg at spyrja samgongufólk eg haldi tey hava væl gjøgnumgingið teir raðfestingarnar ið eru fleiri góðar raðfestingar serliga almannaøkinum hal lansstýriskvinnan á almannamálinum kann vera errin av at hava fingið so nógv ígjøgnum men her eru ongar inntøkur og er tað hvat er tað sum ger at samgongan ikki torir at fara eftir nøkrum inntøkum ella tryggja nakrar inntøkur er tað tí hetta er ein veiksamgonga er tað tí sambandsflokkurin stendur so illa í veljarakanningunum eg veit ikki eg havi ikki svarið eg veit barat hetta er púra óvanligt og hetta vísir at mann ikki tryggjar inntøkur til tær útreiðsluhækkingar sum eru og tað prógvast eisini av tølunum og henda samgongan hevur váksið útreiðslurnar upp á tvey ár hevur hon váksið útreiðslurnar meira enn undanfarna samgonga gjørdi upp á fýra ár og tað er álvarsamt og tað er ikki haldført og tað vita vit øll og tí er tað gott at vit fegnast um at tað stendur væl til í føroyum tað er einki arbeiðsloysi tað er øgiliga lítið á arbeiðsloysi tær mangla arbeiðsmegiog so frameftir men hetta kann skjótt venda vit kenna øll forsagnar fyri uppsjóvarfiskin at tað kann venda ógvuliga skjótt og fráboðarnar fáriis eru ikki serliga bjartari í løtuni og tað at eingi semja fæst við millum strandalondini er eisini ein hóttan ímóti okkara framtíð og hesum fiskiskapi sum eftir hondini eru blivin ein rættiliga stórur partur av okkara inntøkum tað gongur eisini væl í alivinnuni og vit kunn vera fegin um at vit hava tvey sovorðni høvuðsbein men tað er eisini sárbart tá ið allur búskapurin byggir á tvær høvuðsinntøkur og tað leigi eg so tað týdningarmesta sum eg haldi vera tað er at mann sær als ongan vinnupolitikk í hesari fíggjarlógini tað gjørdi mann heldur ikki teimum báðum undanfarnu har man við at gera átøk innan fyri vinnu fer og roynir at fáa fleiri inntøkur millum annað við at eggja til og stimbrað undir nógv fjølbroyttari og nógv meira fjøltáttað vinnulív vit sóu eitt øgiliga øgiliga eg haldi t eitt eg verik eg kalla elskuligt men ta erhøvt øgiliga greitt dømi um hvussu nógv mann kann fáa fyri lítlar pengar visu mann torir at satsa í undanfarnu samgongu poul mikkelsen var landsstýrismaður ívinnumálinum tá løgdu vit okkum nógva eftir at stimbra kreativur vinnurnar vit gjørdu hetta her tónleikútflutningskontóri við settu filmshúsið á stovn vit settu eina afturberingaskipan fyri filmástovn og vit hækkaðu játtanina til filmsgrunnin ið gjørdi tað stóra lopið har fyri bara tvey hundrað túsund krónur á fíggjarlógini í afturbering tryggjaði mann sær at james bond lutvíst bleiv upptikin í føroyum tað er bara ein lítil partur av filminum men tað kann hava stóran týdning fyri okkum og vit vita fyri hvørja krónur sum verður givin í afturbering so eru fýra krónur lagdar í landinum altso har verður eingin afturbering uttan tú dokumenterar at tú hevur goldið hesar útreiðslurnar úr føroyum og goldið mmigav tí og so fært tú emvig aftur í fjør hugsaði mann stórt um hann setti fýra milliónir av so satronkundi filmast í føroyum tað haldi eg var eite lditað er tað vinnupolitiska bragdið sum helgi abramsen náddi at fremja í síni tvey ár og hann hann vildi tað og hann gjørdi tað men hvat sa man á fíggjarlógini í dag hann gjørdi ógvuliga góðum samstarvi við stuðluni úr løgtinginum sum strongdu á at fáa hesar pengarnar bæði í andstøðu og samgongu men á hesari fíggjarlógini er tað afturniðri á tvey hundrað túsund altso mann vil ikki ordiligt mann vil ikki satsa heldur iki upá filmsvinnu vit eru á gáttini til at føroyar kann gerast tt veruligt filmsland loftið nú møguleikunum so vil eg gjarna vísa til tað er tað bleiv tosað forferdiliga lítið um vinnupolitikk í gjár nú kemur landsstýrismaðin vinnumálin um eina løtu so so eg bíði ógvuliga spent upp hansar røðu og hann skal fáa alla vælvild men eg haldi at jóhandal í dag er tann einasti í samgonguni sum eg havi hoyrt virkuliga tosað virsjonerað tankar um ein vinnupolitikk har mann veit ov ásannar at framtíðin liggur ikki í at vit í hesum tingunum standa og berjast um tons hvør skal hava so so nógv tons hvør kgava hasi tonsin skal tað vera mínir vinir ella tínir vinir tað eru eingin framtíð í tí vit eru vit eru vit mugu blíva framein framkomin tjóð eisini tá tað snýr seg um fiskivinna vit eiga øll inni her at spyrja okkum sjálvi hví fáa íslendarar og norðmenn nakað burtur úr hvørjum einasta grammi teir draga av grunnum meðan føroyingar framvegis í nógvum førum blaka ein triðing á sjógv hví er okkara fokuss allanin á tonsatali heldur enn hvat virðir vit fáa av hvørjum kilo vit taka upp úr grunninum hví eru vit nøgd við at ikki øll reiðarí fáa tað besta um mesta mann hyvirhøvur kann fáa burtur úr tí nøgdni mann fær er ta tí mann heldur fast í ein avoldaðum eina avoldari skipan har mann blívur við at trýsta alt fór nógv niður til tey somu mann hevur simpultan avskorið alla kapping í einari so týdningarmiklari vinnu og er tað tí at fiskivinnan mennist nógv spakuligari enn hon átti at gjørt í einum landi sum livir av fiskivinnu eg haldi t at tat tað er tjakkjakið vit áttu at havt her eisini í sambandi við eina fíggjarlóg og eg má bara siga at púra erligt eg síggi onga sovornar tankar í hesari fíggjarlógi eg fari hinvegin tá ð g tosi um vinnupolitikk eg kundi komið inn á so nógvar vinnugreinar har mann kann har mann kann satsa stórt og tey tey løgmaður plagar at nevna at tað eru sett eitt sovorðtein nevnd sum skal koma við nøkrum hugskotum tilsamgonguna og tað gleða vit okkum til tí at so fara vit kanska at síggja nakrar góðar nýggjar tankar tað verður sikkurt okkurt sum vit kemur fyri ein dag skjótt og kanska kemur okkurt har men her er púra stórt men landsstýrismaðurin í vinnumálinum hann hevur sett eina millión av landbúnaðinum og takk fyri tað tí tað haldi eg eisini eg nokk so spennandi at løgtingið gekk saman um tað var faktisk it uppskot frá okkum í tjóðveldi um at gera ein frættaðan landbúnaðarpolitikk har mannleggur fokus á at framleiða vørur vinnunevndin umorðaði tað soleiðisat allir flokkar áttu lut í tí og og eg haldi tað stendur samgonguskjalinum um mann skal gera nakað við størri framleiðslu av matvørum í føroyum so nú fari eg at spyrja magnus rasmussen sum fær orðið um eina løtu um hann kanska kann siga eit lítið sindur um hvar tankarn ger sær um hesa milliónina ta er ikki nógvir pengar men alt allir bati bøtur og viðhvørt kann ein millión faktiskt gera stóran mun tí tað kann seta gongd á nøkur ting

frú forkvinna tað eru tað eru nógvar góðar íløgur eisini í infrakervi men eg haldi tað er eitt sindur hugstoytt at síggja at ein so stórur partur av íløgukarmin hjá samgonguni aftur hesa ferð heldur ikki eg brúktur tí tað vísir onkursvegna at mann heldur ikki ordiliga hevur realitetssans í mun til hvør pengar mann setir av mann mann er eitt sindur foríin alla tíðina lova uttan at vilja gera tað sum er tað trupla og avbjóðandi arbeiði altíð í politikki at fáa inntøkurnar og útreiðslurnar hanga saman og vit løgdu altso seinastu tvey árini hevur tjóðveldið tríggjar ferðir lagt uppskot fram um at endurnýggja strandfaraflotan altso bæði fíggjarlógaruppskot uppskot til samtyktar og lógaruppskot altso verlóg og vit bírtu á at mann kundi gott fara í gongd v heta her tí man lætt upp hevði so stórt yvirskot at summann hekk so nógvar pengar í hesum íløgukarmunum sum mann sámal sletkki fór at brúka og eg haldi at tað kann ikki vera rætt at vit blíva við at lata nakrar lítlar oyggjar sigla við skipum sum eru so elli gomul altso at tey vóru útgingin fyri tíggjuogtjúgu árum síðani altso onkursvegna mátað vera ein javnvág í fyri borgaranum í hesum landinum at eisini tey sum búgva á leys í oyggjunum hava eitt ferðasamband sum svarar til tíðina í dag so tí fari eg enn eina ferð aftur í ár at heita á fíggjarnevndina væl signað verir tykkum viti um tit ikki kundu finna pengar so vit kunnu fara at gera eina breiða politiska semju um endurnýggja strandfaraflotan endurnýggja allar tær minnu ferjurnar og sum siristenberg vísti á so eru heldur eingi pengar til suðuroyartunnilin og tað arbeiðið er jú eisini tað eitt stórt alvorligt arbeiði fer framman so fór tíðin takk fyri frú forkvina ja takk her eru nakrar viðmerkingar fyrst er siri stenberg ger sovæltakk fyri frú forkvinna ja nú tvey ár eri farin so kan a at síggja at mann hevur brúkt meira enn mann brúkti fýra árini frammanundan tað tað er stig fast tað sum bjørs samensen var inni á hett her við at eingi fylgilógaruppskot er við altso tað er eingi spari uppskot yvirhøvur e við til hesa fíggjarlógina eg havi so ongantíð upplivað tað fyrr eg veit ikkum nú bjørs samusen vera longri í politikki enn eg um hon hevur upplivað tað nærrantí at eingi fylgilógaruppskot er so upp á ein annan máta stendur tað okur t itt sindur eftir ha ikki so nógv politikkur í men hatta snýr seg um at brúka pengar at mann fer ikki nóg væl við pengunum ella ma tryggjar hvørfall ikki at atmann hevur ein skynsaman fíggjarpolitikk kann bjørt samelsen siga ett sidr um tað hevur nækrantíð upplivað hettaher fyrr

eg havi tvær ferðir í mínum míni tíð í politikki siti í samgongu og báða ferðir hevur tað verið eyðkenni ati tað trupla í fíggjarlógararbeiði er at semjast millum flokkarnar um hvussu mann fær javnvágna í útreiðslur og inntøkur tí øll ynskja sær uppraðfesta
fatsomendil himmal jørð tað eru ikki øgiliga nógvar uppræð
testingar í hesari fíggjarlógini men tað er sanniliga heldur at tað er slett ongar inntøku og tryggingar og tað er tað trupuligt politikki og tað sum hendir tá mann ger hetta tað virkar so eg giti at samgongan eg giti at onkur samgongan rættar meg men eg giti at samgongan sjálv samla ikki hevur havt nógvar fundir um hesa fíggjarlógina at hetta fyrst og fremst er fíggjarmálaráðin sum er orðnabarni og vist tað er so so flytur mann bara tað stríðið niðan í fíggjarnevndina og síggjur mær alt at liggja á nýggja fíggjarnevndarformanninum um hann klárar at tryggja nakrar inntøkur til tær útreiðsnar sum fíggjarnevndin heilt sikkurt eisini fer ynskja at gera og tað er ein avbjóðing og tað er
trupulasta politiskt men altso
heftúr arbeiði mann opinbært sær tað út til í hesari samgonguni ja takk ingilín didriksen strøm ger sovæltakk fyri ja bjørt samuelsen spyr hví mann ikki torir at fara eftir inntøkunum tað haldi eg er ein heilt ótrúligarelevantur spurningur serliga tá mann torir so væl at fara eftir eftir útreiðslunum uttan at hava nakrar inntøkur at taka hi inn tí at tað er veruliga har sum trupulleikin og vandin liggur at mann líkasum pyntar uppá fíggjarlógina við einum serstøkum vinningsbýti og við at flyta íløgur sum fær mann ein nøkulunda úrslit men tað úrslitið tað er bara her om nú og eg haldi eisini at tað kann endurspeglast kanska eitt sindur sum bjørt samelsen eisini kemur inn á í vinnupolitikkinum vist vit hyggja eftir teimum tveimum stóru vinnum hjá okkum bæði fiskivinnan har hyggja eftir til dømis makrelinum vit ovurfiska makrelin hvat verður tað til tey komandi ættarliðini í føroyum her og nú kanska fínt men til tey komandi ættarliðini tað sama við alivinnuni vita vit hvussu burðardygt tað ið ið er sum fyrigongst á fjørðunum hjá okkum og hvussu verður tað fyri okkara komandi ættarlið tað virkar ikki sum
ja takk bjørt samuelsen ger so væl
altso nú nú ætlii eg mær í míg næstu røðu at tosa um orkupolitikk og kanska nakað um umhvørvi eisini men tað sum eg haldi er øgiliga týðiligt fyri hvussu henda samgongan arbeiðir tað er at mann kom við einum uppskoti um at leingja hesa afturberingarskipanin til elbilar sum vit vit innførdu undanfarna samgongu men so legði mann hobridbilarnar inn eisini tað vil siga bara við tý lítlu afturberingarskipan sum fyri tað fyrsta økti mann afturberingin ordiliga munandi tí tað er so ræðliga nógv fólk sum keypa høbridbil at fólk vóru langt í verðini síðan hybridbilarn vóru blivnukappingarføri men tað sum verri er tað er harvið út skert mann jú eisini tað at bilparkin í føroyum kannu blíva grøn eg hvussu eru tíggju ár tí signalið frá samgonguni er nú og farið út og keypt tykkum ein hebridbil heldur enn ein elbil og tá bæði minkar inntøkuna hjá landskassanum tíman tí altíðberingin blívur so ógvuslig men mann flytur seg heldur ikki rætta vegin í mun til tað grøna og eg haldi t tað er kanska meira á tekin um at tær góðu kreftinar í samgonguni eru forveikari í mun til tær eg skal ikki kalla tær svartu kreftirnar tað er forfrekt men tær tær
ikki serliga áhugaðu í grønum
kreftirnar ja takk so er tað djóni nolsøy joensen gersovælja takk fyri frú forkvinna eg havi áhug vert røða hjá bjørt samelsen og altíð spennandi at lurta øh tað sum eg hefti meg við ella tað tað tá ið bjørt samulsen er inni á het her við teimum skapandi vinnunum ella hon nevnir vinnu greinar tá kundi hugsað mær at hoyrt hvørjar aðrari vinnugreinum og hon hugsar um tí hon fekk hon kanska ikki tíð til tað at útgreina tað tí at tað verður nevnt hetta her við við filmsgrunnum og filmur eru jú har eru nógv kreativ fólk og og og tað er at finna vit hava nógvar spýrar innan fyri fleiri øki altso og og eg man færvera kanska var og av av at tað kanska ikki verið dyrkað nóg nóg nóg væl og tað tað verður so hendan samgongan tað kundi eisini verið onkur annar men men at vit vit tð óv óloyst potensialið haldi eg sum nógvir føroyingar sita inni við sum mann kundi dyrkað nógv meir øhevur bjrt samulsen nakrar kundi nevnt nøkur dømi um tað takk fyri frú forkvina ja takk bjørt samelsen ger sovælja eg kundi nevnt rættiliga nógv dømi og eitt dømi er sjálvandi allar tær kreativu vinnugreinarnar og tað tað er alt møguligt fráat geyming tiltónleik til film
til alt tað sum byggir upp á tað vit plaga at kalla kreativ men
eg kundi eisini bara simplan koyrt yvir á fiskivinnuna undanfarna samgonga samtykti faktist eina lóg at mann skuldi gera hesari her menningardeplarnar kring landið hvar mann saman við vinnuni tryggjaði førleikamenning altso tryggjaði tað at mann menti vørumenning at mann fór virkti gongd við at satsa upp á tað mann kundi havt gjørt nú mann gjørdi ein nýggjan fiskiminnupolitikk sagt jamen øll sum fáa kvotur skulu dokumentera tey sum minsta lag at fáa hetta burtur úr tilfeinginum og fáa tey ikki tað jamen so má onkur annars sleppa framat altso tað er akkursum mann mann seti slekki tey krøvini mann mann berjist sum altso tað er at eljustríð og nú er aftur nú er aftur balata tí at kanska onkur hevur fingið sum e ikki burdi havt fingið og eg eg veit at onkur av teimum prosjektunum sum hava fingið har liggur liggja nøkur menningarpotensiali men vit hava ikki ein gongu hoyrt nakra frágreiðing um hví akkurát tey fingu hvat er tað fyri menning mann sær fyri sær ha
sum mann er simplan fór øh
ja mann er mann er komin alt forstutt í mun til teir møguleikarnir mann hevur ja takk so er tað hervør polstóttur ger sovæl takk fyri frú forkvina sitandi samgonga hon er kend fyri at siga at vit skula tryggjar karmar til vinnuna hugsaði at spyrja bjørt samuldssen hon kann siga eitt sindur um hvussu karmarnir eru hjá tí føroysku filmsvinnuni og teimum sum starvast í føroysku filmsvinnuni hava tey tryggar karmar takk fyri ja takk bjørt samelsen ger suvæltað áhugaverda við vinnuni er at vinnan skal hava stabilar karmar men vinnan skal ikki hava fortryggar karmar tí ein vinnan skal altíð kappast at vinnan skal ongantíð verjast ímóti kapping tað mesta álvarsaman vit hava gjørt í føroyum tí vit hava tikið ein part av fiskivinnuni sum er uppsjóvarvinnan og hana hava vit bygt eit múr rundan um sum hon er vard fyri kapping tað er ongantíð gott tí tá hevur hesin lítli partin so nógv at teirra innsitament fyri at fáa ræðiliga nógv burtur úr hvørjum torki ella hvørjum makreli ella hvørjar sild ter drega upp er for lítið tað behøvust ikki so tað er ein sannleiki og fyri at siga beint um films sína nei filmsvinnan eg nettupp har hon má kempa men vit síggja at vitmá satt sær bara í smáu
og til dømis vist mann fekk filmskrunna upp á tíggju milliónir um árið sum
og afturberingarskipanina ja kanska kanska einki mars tí har koma allir pengar sum mann ber aftur har eri bara bornir aftur tá ið teir fyrstu komnir inn so mann má vera eitt sindur visjonari vissu mann vil hara hava aðrar vinnur upp á stand í føroyum ja takk beinir johannesen ger so væl

eg eri samd við teg sum bjørt sávansen sigur viðvíkjandi ættberingarskipanin eftir film at hon kundi gott vera meir har er stórt bóndin sjálvlig í tí og nú var bjørt sávansen eisini á viðvíkjandi útreiðsunum at tað veks so skjótt tað er eitt samdur í og tað eru ætlaðar nógv í andstrøðnum sum hava nevnt tað men so skjótt sum tey nevna eru liðug at tosa um tað so tosa vit um hvussu vit kunnu brúka meir pengar tað hevur verið øgiliga eyðkent fyri at tað er kjakið sum vit hava havt her so eg vil bara spyrja um bjørt samuelsen kanska hevur okkurt boð upp á hvussu vit kunnu tálma útreiðsunum takk fyri takk bjørt samuelsen ger so væl takk fyri eg havi hvussu boð upp á hvussu mann kann fáa fleiri inntøkur tá eina er at sætse upp á tær kreativu vinnugreinar har at filmur er eitt er heilt sikkurt at tey líka stórt potensjali har í øðrum lagi eri eg heilt vís í at vit mann í fiskivinnuni sigur at hygg her tey sum fáa atgongd til ta stóra tilfeingi har má inngjaldið vera rímiligt eg eri nú farbeinur johannesen ikki svara mær
men heldur banj johannesen tað er rættvíst yvir fyri restina av
hað vinnuni í føroyum at nakrir heilt fáir kanska ríggr tríggjar fyritøkur í føroyum í dag liggja og keypa upp vindeygarfyritøkur og hús og byggja almannaheim nú og ella hús til almannaverkið og keypa alla aðra vinnu upp eg veit at restina av vinnuni í føroyum heldur tag langt úti at summi vera stuðlaðir so ógvusligt so eg havi iki hug at klandrast um hatta her eg havi bara hug at siga við fólkaflokkin koma aftur á sporið fólkaflokkurin vís e at tit faktiskt meina at vinnan skal geva inninntøkur og at mann ikki bara skal brúka allasena orku upp á ja ein pikkipikkilítlan úrvaldan skara í vinnuni takk fyrija takk sovara
hetta umfarið liðugt næstur at røða
magnusrasmussen landsstýrismaður gersovæltakk fyri frú forkvina ja uppskot til løgtingsfíggjarlóg fyri tvey túsund og og tveyogtjúgu er á skrá í dag til viðgerðar og eg fari sjálvandi at halda meg mest til tað tað økið sum eg var av grein seks umhvørvis og vinnumál fyrst at siga hather r sjálvandi eitt øgiliga bíðfevnt og stórt øki hyggur mann í fíggjarlógina so er tað jú milliardir mann tosar um har fimm seks milliardir meðan tað sum verður sett av til hetta her veldiastóra økið er hundrað og hálvfjerðs milliónir hundrað og hálvfjerðs milliónir og tað vey trý prosent av mann sigur fíggjarlógini so tað er tað er tað er lítið av peningi direkta sett av til øki og vistu vit skuldu samanlukkuna so er tað bara níggju prosent av tí sum fer til almanna øki men tá ið tað er sagt so er hetta her jú eitt eitt øki sum varar av vinnulívinum vistu vit taka tann partin fyrst sum genererar
inntøkur í hópatal til føroyska samfelagið tað skuldi eg ikki gloyma eg havi hug at nevna tað at
bara taka dømi um at til dømis sum vist tú taka umhvørvisstovuna altso einogtjúgu prosent er inntøkur sum sum umhvørvisstovan fær og vitkunn taka jarðfeingi o vit kunnu taka onnur eisini tað svingar heilt upp í eni áttaoghálvtrýss prosent

vinnan er lokumotivið í samfelagnum tað er tað sum dregur mmann sigur alt tað heila og hevur verið nevnt um hetta her við ati tatað er eingin visjonerur vinnupolitikkur at at hóma og tá fær mann serliga inn á hetta her við filminum mann saknar visjónir innan fyri filmsvinnuna og tað eru tey sum sótu undanfarna samgongu su at siga tað men visti mann hyggur hvat setti tey av tá tey settu tvey hundrað túsund bæði í tvey túsund og átjan og í tvey túsund og nítjan í bestu tíð har mann hevði stórur yvirskot so var man ikki meira visionerur har enn at mann setti hesar tvey hundrað túsund krónurnar a at tað so komu fýra milliónir av settar av í fjør tað var tí tað bleiv eina ítøkilig ætlan løgd fram sum helgi abramsen lanstýrismaður skempaði fyri ver eitt samt løgting sum segði jú hetta var eitt spennandi prosjekt við stuðlatíð so vissu vit ikki eru visjoner so era vit bara ikki so eru vit barap á sama máta innan fyri filmsvinnuna sum undanfarna samgonga tí hon setti akkurát tað sama av men tá ið tað er sagt so er absolutt potensialið í hesum her sum eg við film at gera men hesum sinni eydnaðist tað so ikki at mann hækkaðr játtanina men mann hevur somu játtan sum hannhevur havt síðani tvey túsund og átjan ttaðtað er bara tað sum kann staðfestast tað er nógvar spennandi vinnur og tað r verður nevnt um hetta her vakstrarforumi og sjálvandi eri eg komin inn í tað fyri einum mána síðani og har haldi eg eitt óalmindiliga spennandi her sum handlar um ks tvinnur ofta siga vit bara ktvinna men nú nú sigur mann samskiftist og tað tað er eitt sum eg hvussu er dugi at síggja eitt óalmindiliga stórt potensiali í vit mangla fólk á hasum har økinum samfelagið verður alt meira ov meira talgilt og vit mugu vera við í tí menningini annars verða vit aftur útsild er komin til um eina løtu okkurt øki sum ikki nóg væl talgilt men vit mugu vera við har og visti mann hyggur eftir so er prosentvís parturin av teimum sum arbeiða inanfri hesar vinnurnar nógv lægri í føroyum enn lond sum it samanbera okkum við og tá tí er tað gleðiligt at tað líkasum mann kann siga gongur hond í hond soleiðisnar at jenis a rana ta hevur líkasum uppraðfest hetta her við at vit gera tað soleiðisnar at tey sum lesa innaferði kt fáa betri møguleikar og kunnu taka fleiri útbúgvingar í føroyum ella drúgvar útbúgvingar so eg tað er hvussu ein vinna sum eg haldi er óalmindiliga áhugaverd tað er eisini tað at tá ið vit tosa um alivinnuna sum fyllir óalmindiliga nógv eisini hjá okkum sum tað verður nevnt tað er helvt in kanska av útflutninginum eftir hondini har er nógv spennandi og vitanartung størv og vit skulu eisini hugsa vinnur har ið vit eisini tiltrekkja føroyingar sum hava verið uttanlands av lisið koma aftur til føroyar soleiðisnar at vit hava vitanartung størv

tá ið tað so kemur til vinnupolitikk so er eingin vinnupolitikkur orðaður í føroyum síðan tvey túsund og fimm so kann mann snakka um at verða visjonerur tað var fleiri samgongur sitið síðani tvey túsund og fimm og eisini tey sum harta okkum og siga vit hava ongar vinnupolitikk tað er eingin orðaður vinnupolitikkur gjørdur síðani tvey túsund og fimm eg fái í mesta lagi tvey ár í hesum her sessinum og skal eg byrja orða ein vinnupolitikk so verður hann helst sum eg tað gongur hálvt annað ár og tí haldi at tað er viktigt at mann kanska fokuserar upp á nøkur øki samstundis hann arbeiðir í tí langa løpuni við at orða ein yvirskipaða vinnupolitikk og har haldi eg heta her vakstrar forrumi sum eg júst er komin iní sær rættiliga spennandi út og eg haldi tað eri nú í novemburmánaðir tað fyrsta kemur frá te frá frá hesum vakstrarforrúmunum sum er nokk ítøkiligt hvat ið vit kunnu satsa uppá og nú luftaði hefta her um kst vinnuna sum eg haldi er sera sera áhugavert og trúgvi eisini gott í

nú nú er hetta eitt sjálvandi eitt eitt øgiliga víðfevnt ráð og tað hevr verur spurt um eldraøkið so heldur mæn hvat hevur eldraøki við orku ella umhvørvis vinnumálaráðið at gera men tað er tað at eg umsiti eisini kommunumál og tað verður fleiri ferð i spurt um hetta her eftirmetingina av eldraøkini so lat meg taka tað tað er komið rættiliga væl áloys tað e komið so væl áleys at eg havi seð eitt útkast til til tað so tað trúgvi eg fólk fara frætta um rættiliga skjótt so taka vit eit lítað sindur á orkuøkinum har er tað soleiðisnar at eitt samt løgting fyri nøkrum árum síðani samtykt eitt uppskot til samtyktar einmælt um at fara at fokusera eitt sindur upp á hetta her við teimum flógvu keldunum tað var edvund joensen sum var líkasum primok smotot í og vit vóru nógv sum hildu tað var skilagott og har hava vit so fingið sett av eina komma átta millión bjørt samuelsen nei orsakatað var landbúnaðin tað koma vit til men hetta er ein komma átta millión ikki tær filla uppupphæddirnar men tað er nakað og nettupp fyri at kanna meira tað sum er í undirgrundini uppi á landi vit kenna næsta alla havbotnin í sambandi við oljuleiting men men føroyar eru fjúrtan hundrað g ferðskilometrar á landi og vit kenna ikki nóg væl undirgrundina so tað haldi eg nokk so spennandi so og tað verður eitt eitt samstarv sum eg síggi fyri mær sum verður millum jarðfeingi og umhvørvisstovuna um at skráseta og líkasum dygdarkenna hetta her hvussu hvussu hvat potensial er í og so eisini fyri kanska at at lata upp fyri fyri djúg borðingum tí gypprið tú farið niður háðir tær verður vatnið og her er eitt veldigt potensialið í hesuni her og eg trúgvi eisini at at hatta kann vera við til at seta ferð á nøkur ting landbúnaðarøkið undanfarna samgonga høgni hoydal kom við nøkrum tankum um tað og setti nakað á brettan og her er so ein millión sett av til tað sum vit kalla fyri fyri nakrar menningarætlanir og tað kann vera nú kundi haldi eg tað vera bjørt samuelsen spurdi um eg ikki kundi kanska siga hvat eg helt um hetta her eg veit tað innan landbúnaðin eru innovativar røddir sum hava hug at fara líkasum at seta seg niður og kanska gera nakrar verkætlanir fyri at vit kunnu gagnnýta okkara føroyskum náttúru betri og fáa nakað meira burturúr vit hava sett okkum hoga mál at vit skuldu verða sjálvforsýnandi við landbúnaðarvørum tað er eitt framsøkimál kann man siga men høvdu vit komið nakað ávegis eg kundi hugsað mær at ein møguleiki var at mann fór eitt sindur meira enn i efther við seyðahaldinum kunnu vit fáa optimerað tað meira vit hoyrdu er fyri kortum hvussu lítið vit fáa burtur úr tí kundi ikkiverið ein verkætlan mann fór lísindurin í tað tað kundi eisini verið nakað við at tað er nógv ódirkað lendi sum kundi verið betri gagnnýtt men eg haldi t tað skal vera kanska meira upp til tey sum eru í vinnuni sum kunnu koma fram við nøkrum tankum hvussu mann kundi farið inærri inn í hetta her fyri at fingið meira ferð á so at vit vóru sjálvforsínan tað kundi sjávandi eisini verið eplir og grønmeti har eru ymiskir møguleikar nú nevndi hetta her við hesi talgildingini og at tað er eitt eitt mál sum øll lond hava breddanum og visu vit ikki eru við í tí so fara vit at halta aftaná talgildu føroyar hevur gjørt eitt stórt arbeiði summi siga tú kostar nógvar pengar tað kann gott vera men tað er púra neyðugt og vit vit fegnast um øll tey frambrot sum hava verið har hhar havi eg so fingið sum landstýrismaður á breddan at raðfesta á tinglýsingini tinglýsingin í føroyum er ikki serliga nógv talgild og visu vit hyggja til dømis til danmarkar so kann mann fara mest sum bara út á netið og plátta alt inn og so gongur tað ein stutt tíð so er hetta her avgreitt so tí verða pengar settir av fyri at menna ella finna út av hvussu vit skulu gera hetta tí tað er ikki bara bara tí tað skal vera skottrygt hetta eru jú ognir sum skulu skrásetast so her mugu vera skottryggar mannagongdir sum tað sum vit kunnu siga ein komma ein millión er sett av til forskanningarnar og so vóni eg at tá er vit tá vit e komin á málið við tí at vit kunnu siga hvussu kunnu vit frameftir gera fyri at fáa talgildingina upp á pláss á hesum her økinum eitt annað tað er á umhvørvisstovuni har er har er tað soleiðisnar at ein komma tvær milliónir verða settir av til fólkayvirlit og har er støðan soleiðisnar vil eg siga at eg haldi tað sum ein plagd at siga hon er kritisk innan fyri fólkayvirlit kritisk og tað erupp á tann mátan at tann skipanin sum er hon hon fer ikki a at fáa hon verur ikki so parterað so porterað frá nú av og tann plastformurin sum byggir á verður óvirkin um eitt gott hálvt ár og so hugsar mann fólkainnyvirlitið ja men hvat er tað ja men tað gongur inn í tað kann fara til taks og tað kann fara á á landssjúkrahúsi og tað kann fara á akstovuna so tað er avgerandi neyðugt av hesi her viðurskiftin upp á pláss og tað eru teir pengarnir sum skulu brúkast til tað arbeiðseftirlitið har eru nakrar krónur raðfestar fyri at vit hava fingið nógv stór virkir og vit hava fingið nógvar vinnufyritøkur so at eftirlitið til dømis at styrkja við maskintrygda framleiðsluvirkin haldi eg er neyðug og har eru nakrar krónur settar av til tað og eisini á heilsufrøoysku starvsstovuni er eisini nakrar krónur settar av tá ið vit koma til tíðin flýgur avstað tá ið vit koma til orkuna so hava nøkur ting verið nevnd her um at tað eru ongar visjónir og tað gongur for seint ja tað hevur gingið seint men í tvey túsund og fjúrtan haldi eg tað var kaleu holm løgmaður sum trýsti á ein knøtt og tað fóru nakrar vindmyllur í gongdir uppi og so hendi einki aftur fyr enn í fjør tá i helgi abramsen trýsti á knøtts úr suðuri ella var tað tíðliga í hesum árinum í februar í ár og visi tað gongur soleiðis at sum tað sær út beint nú so verður vindorka vindorkuframleiðslan innan fyri tvey ár trý fýrafaldi altso framleiðsla og tað haldi eg er eitt gott fet rætta

viðlíkahald av almennum bygningum also grønari orkuloysnir og tað hevur ja mammann hevur gjørt nakað mann kundi altíð havt gjørt meir men vit hava so eisini klárað t sett fleiri pengar av hetta skeiðið vit hava sitið higartil til almennar bygningar til viðlíkahald á almennum bygningum tí eitt ír grønar orkuloysnir men eitt sum næstan ongantíð verður nevnt tað er bjálving tað er sanniliga viktigt at bjálva soleiðisnr at kualtso orkunýtslan er so lítil sum mølit tað haldi eg mann gloymir ofta í hesum her og so kann eg heilsa og siga at hesir nýggju bygningarnir tað kenni eg frá arbeiðinum í fíggjarnevndini teir nýggju bygningarnir sum verða bygdir teir hava grønar orkuloysnir tað eru hvussu her vert at notera sær meðan nógvir av teimum gomlu har har halta tað men har haldi eg fyrst og fremst mann eigur at hugsa um at bjálva sum at brúka so lítla orku sum

tað verður nevnt um hetta her við við ymiski sløg av framleiðslu av orku eghaldi tað va jóan dahl sum nevndi hetta her um sólorku tað haldi eg er absolutt er eitt potensialið men men tað sum ikki virkar nóg væl í dag tað er tað at vissi eg hevði havt slíkt upp á tekin hjá mær so framleiðir tað meira enn eg havi brúk fyri onkuntíð og so má eg sleppa av við tað t út á netið og og har er nakað við prísinum altso mann má gera tað soleiðisnar at tað sum loypur av at mann fær soleiðisnar fyrita at at tað loysir seg og so sigta seg sjálvt at viðhvørt tá ið tað einki ljós er ella eingi sól her so mann mann fáa inn men men hatta er eitt potensialið sjálvt um tær kann ljóða undarligt at tosa um sólork í føroyum so er etta potensialið tað royndir verðið gjørdar heilt ítøkiliga í sumba tí at eisini verður royndir gjørdar úti í nólsoy á einum sethúsum hatta ber til men tá skal tað vera samanhang í við at mann sleppur av við avlopsorkuna eitt við sólorkuni sum mann skal hugsa um tað er tað at tð ikki verður skemmandi tavil siga tað man hevur tað uppi á einari tekju sum sum helst ikki sæst tí tí tað kann vera skemmandi men vist tað eru høgir bygningar við stórum plátum so er tað absolutt eitt potensialig í sólvorku vit tosaðu nógv um um vindorku men vit hava jú eisini sum eisini er men hon er kanska eitítað sindur frammi takk fyri nú fór tíðin ja takk her nokk so nógvar viðmerkingar fyrstur er bjarni kárasom petersen ger sovæltakk fyri frú forkvina margnusrasmussen endaði við at tosa eitt sindur um orkuframleiðsluna og vindorka verður ein stórur partur av framtíðarorkukervunum í føroyum og vdorka framleiðir øgiliga nógvar spillorku ella yvirskotsorku kanska serliga um náttina og har eru elbilar ein ein natúrligur avtakari av av tí orkuna hendan samgongan samtykti fyri ikki so nógvum mánum síðani ati at elbilar ploga inn hebridbilar og hebridbilar skuldu frítakast fyri virðisavgjald og og meirvirsgjald og eg haldi mann visti tá og veit eisini enn betur nú at hybridbilar er ikki ein natúrligur partur av tí framtíðar orkukervinum sum fer at verða allíkavæl hevur mann valt at inkludera teira í tað hevur kostað nógvar krónur mistar inntøkur eg haldi hebridbilar eru eini fimm hundrað bilar í tí samlaðu bilpartinum ætlar mann at broyta tað aftur nú tá mann veit at hebridbilar kanska serligu bridbilar ikki er
ja takk magnus rasmussen
gersvætakk fyri frú forkvinna tá ið mann tosar um um tað verður broytt so fái eg ikki svara upp á tað her her og nú men tá ið mann tosar tosaði um hetta her við klogginnhybrid vist tú tosar tað so so var tað ein størri partur var el enn vist tað bara eru vebrid og so kundi tú koyra koyra grønt visti mann sigur at framleiðslan var grøn í í í eitt ávíst tal av kilometrum tá ið mann sigur at landið hevur mist nógvar inntøkur so kemur tíðin at vísa tað tí teir bilarnir haldi eg vóru rættiliga dýrir og tí kom tann tá tað tann afturberingin aftur har tað kemur so tíðina at vísa men tað var líkasum at tð er nøkur sum ikki eru til reiðar at skifta frá disiabilinum til æli og so var tað ein ein yvirgongd soleiðsinr var tangagongdin tá takk fyri ja takkbjørt samuelsen eina viðmerking ger sovæltakk fyri at til lukku til allar landsstýrismenn sum seppa sleppa at trýsta knøttar sjá vindmenninar fara at mala eg haldi at magnusrasmussen veit nokk so væl at tað er eitt sindur t

framleiðslan er tíverri so nógv seinkað at at hetta skuldi o verið hent fyri nógvum árum síðan vit vóru komin har til vit eru nú men allir batur bøtur men mín spurningur er kundi magnus rasmussen funnið upp á at samla flokkarnar nú fari og hugt upp á hetta her álitið sumhelgi nei helgi abramsen fekk um hvørji átøk hvørj lógaruppskot mann kann fremja sum seta gongd á og roynt at fingið eina politiska langtíðarsemju sum rakk nógv longri enn henda samgongan soleiðis at mann kanska gjørdi nøkur verulig politisk ting fyri at skunda undir gongdina vit leingjast í hvussur eftir at sleppa í gongd og vit vilja ordiliga gjarna vera konstruktiv og gera avtalur eisini avtalur sum kanska eru eitt sindur truplar men sum vit vita loys seg upp á longuri sigt takkfyrija takk magnus rasmussen ger sovælfrú forkvina eg fekk ein munnliga fyrispurnig
fyri ein mana síðani har
íð eg kanska svaraði upp á handan spurningin men eg vil fegin endurtaka tað tá veg tosa um veðurlagspolitikkin so so er tað soleiðisnar at helgi abramsen sendi tað til hoyring og tað sum eg havi gjørt nú eg havi samlað alt tilfarið saman og eg fari fyrst í samgonguni hvar eru vit í hesun her tí tað hevur verið eftirlýst tá ið haldi undanmaðurin fór runt so siga so siga tey sum ikki eru samgonguni ahvat siga tit ha so so tann prosessin byrja nú og tað verðu allir flokkar bodnir inn eingin ivi um tað tí í tvey túsund og níggju tá var tað eitt samt løgting og tað fara vit at miða eftir og tann royndin verður hvussu er gjørd frá mínari síðu soleiðsnar at allir flokkar eru við í hesun her og vit um kundu finna felagsstev í orkuveðurlagspolitikkin tað var tað ja takk so er tað helgi abramsen ger sovælja frú forkvina góð røða hjá lanssýrismanninum og tað e nógv mann kundi trivið í men lat meg taka eitt burturúr nú nevni hatta her at vitbru
tú verður sjálvforsýnan við eplum og tað stendur eisini í samgonguskjalinum og eitt herboð vera
onkur nevnt í gjár so setti meg eit rokna eitt sidurupp á hetta her eg fann fram til at tað ikki nýggjasta tølini at vit eta umleið fýra túsund og fimm hundrað tons á veplum um árið og tá ið vesta so úrtøkan sirka tvey komma sjey kilo per kvadratmetur tað vil siga at vit skuldu brúka sirka eina komma seks sjey milliónir kvadratmetrar fyri at vera sjálvforsíðnandi men mann skal helst ikki velta í sama stykki hvørt ár so vitskfalda talið íð tvey so vit er uppi á trimum komma trimum milliónum hvadrat metrum so svara til fýra hundrað og seksogtrýss fótbóltsfallið øh tá i vit vita hvuhvussu oyðaraforholtini í føroyum so trúgvi at mann kann fáa ein vissan trupulleika har so nevni landstýrismaðurn hetaher við trom sum bleiv bleiv játtað vð einum eykajáttan og har er trupulleikin tann at at vit játta eitt sindur av pengum og tað er fór nógv tá einki ei

takk fyri harra formaður ja hatta við eplim og eg nevndi tí røðuni at tað var eitt framsøkimál men men eg eri av tí fatan um mann skal hava høg mál tíat so num manst tú dettur at lýsa d niður altso tað hevur tú einki mál so so gongur onganveg so tað tað haldi eg og og tá vit koma til hetta her við við afturberingini á pá ein máta líkist att eitt lítið sindur skipasmiðstuðlinum eitt sindur tú tú ánar ikki hvat hvat tað kann blíva til kanska innan fyri skipasmíði at tú hevur eina hóming men tá tú filmur altso knappliga so stagt tað seg upp ather var ein ein veldigur møguleiki til eina stóra verkætlan og sum bjørt samuelsen nevndi tað tað genererað jú tú kann ganga tað fleiri ferðir við tí sum tað kastar av tí haldi eg tað at mann eigur at hava kanska eitt støði sum burdi verið hægri enn tvey hundrað túsund men vissi okkurt serligt her so mugu taka tað upp í tinginum um vit ikunnu blíva samd um at hetta er nakað vit fara eftir takk fyri ja takk so er tað annika olsen gersovælja takk fyri frú forkvinna ja magnus rasmussen nevndi het her við ktvinnuni
og at tað
at tað verða settir fleiri flokkar innan fyri kt í føroyum og tað var gleðiligt eg kundi hugsað mær at spurt magnus rasmussen um hvørja hugsanir hann hevur í mun til hetta er við kritiskum innfrastrukturi og tað at mann setir sokallaðar ktverjusuldatar mann hevur akkurát útbúgvuhaldi eini fimtan av teimum niðri tí at mann sær tað at tað er for nógvur hækkara kriminalitet í tað erfor nógvur kriminalitetir inni á okkara grundleggjandi kervi um tað er orkukervi at tað er telekervi ella hvat er at mann er nógv meira hvant e mann siga frammi í skógnum í mun til at seta inn har soleiðis at okur ikki koma í ta støðuna at okur missa raði á okkara grundleggjandi kervi altso óansa hvat tað er ja takk magnusrasmussengersovælja takk fyri frú forkvinna ja hatta var ein sera viðkomandi spurningur frá anniku olsen altso vistu vit taka landsgrannskoðanr ella løgtingsgrannskoðarnir hava altso tað fyllir á hvørjum ári tá ið teir koma
við tá ið mann hevur grannskoðað tað er um kt
trygd altso tað er allarsins kt-trygd og kt-trygd nú er tað líkasum internt í føroyum í føroyskum skipanum og so tað sum annika olsen nevnir um at hetta er við hækkarunum og mann sigur út í rúmdini og hvussu mann nógv mann setir av aðrastaðist fyri at tryggja tær so veit eg slett ikki um vit vita hvussu alvorligt at økið er tað má eg ella altso eg má siga tað at at eg havi ikki ordiliga yvirlit yvir tí men tá mann so hoyrir fólk sum hava skil fá tað so er hetta sera sera álvarsamt altso hetta er ikki bara bara nakað tað at vit seta nakrar pengar av ella útbúgva nøkur fá fólk altso hetta má takast upp í einum størri høpi soleiðis nær altso næstan trygdar politiskt altso hetta er mann sigur hetta er mann sigur politikkur høvuðsstøði so so har eigur mann og trúgvi
er eisini ein løgmaður í løgmansskrivstovan eru á
og uttanríkisráið eru eru nokk so nógvar breddanir har fyri at tryggja at vit eru so væl vard sum møguligt so at ikki gongur heilt galið takk fyrija takk so er tað erhard joensen ger sovæl takk fyri frú forkvinna og takk fyri eina góða røðu til magnus rasmussen øeg haldi at eitt tað størsta frambrotið sum hevur verið í gjørt í føroyum nú í fleiri ár tað er tá ið ið mann valdi at seta talgildi føroyar í gongd og og og tað at eg komið har til sum tiet komi nú øeg trúgvi at digitalisering á samfelagnum tað verður nokk tann mátin sum okur koma kunna brúka sum ein lil vakstrar motor í komandi ártí haldi eg tað er øgiliga gott at lansstýrismaðurin setir serliga tinglýsingina nú á skrá og mín áheitan skal vera at fáa tað í fáa tað gjøgnumført so skjótt sum gjørligt tí beint nú er bíðitíðin til tinglýsing øgiliga øgiliga long tað er ein fløsku hálsur í sambandi við keypisølu á fastari on tað kannja
takk magnus rasmussen ger so væl ja
takk fyri fólkina ja altso eg síggi fyri mær og tað tykist bara eg at hetta er við talgildin digitalisering tað má á breddan og vit mugu fokusera upp á tað so vit ikki blíva eftirbátar og eisini fyri effektiviseringina í samfelagnum og nú nevndi eg at her við tinglýsingini og digitalisering hetta er meira ein kanning hvussu kann mann gera tað og so mugu vit fáa heilt ítøkiliga at vita hvat vil hetta kosta og hvussu skjótt kunnu vit gera tað og so mugu vit taka tað upp aftur í samgonguni fyri at fáa settar neyðugt pengarnar av og eg vil eisini líka sum hugsa talgildu føroyar kunnu tað man vera ein partur av hesum her men fyrst má eg so eitt ein forkannning gera og tá er johan sær nevndurmaðtær at tað tekur langa tíð við akkurát tinglýsingini so so kann eg upplýsa at tað er ein ordilig pukkel á beint nú og tað hevur tikið upp nú fyrsta dagin at vitja hvat vit kunnu gera soleiðis at vit stytta tað sum er blivið í longra lagi beint nú takk fyri
herra jaspur langar ger so væl
hrá forkvinna vagninsnevnda srafstaðin nevnd efta her í sambandi við vakstrar forum haldi tað kanska serliga bjørt camessen sum esin er kritiskt ella saknar kanska nakað vinnupolitiskt og eg haldi et tað er øgiliga viktur at vit pápa íka akkurát tað tann møguleikin sum liggur í tí eg veit til dømis at í morgin koma at sita á eini hálvt annað hundrað kt-fólk við norðurlani húsinum ein heilan dag har tað bara verður breyðin storma um hvussu vit betrin kunnu marknaðarfør og brúka kt- sum eitt amboð og eisini til at eyksportera meir kt so halda egta øgiliga gott at tað kemur fram og takka fyri at at er tað kemur hundrað prosent um nøkur ár at vera vit hava snakkað um tað leingi men eg tryggi upp á tað skal nokk fara lukkast at tað kemur at vera ein góð útfluttsvinna ja takk magnus rasmussen ger so væl frá forskuna ja hetta hevr við vakstrá foriminum tað er soleiðis nar at tað sita á nakrar bólkar og arbeiða tað hevur arbeitt við havinum tað er við at verða liðugt og nú var tey tær sum eg við kunniingartøknin at gera og sum jasper langur sigur tað verður sma sigur stóru dagur í morgin har ið nógv fólk fara a
plossa og breynstorm um tað og tað sum er við hesun her vaksnrar forðim
men tað er soleiðisnar at tað skal ikki bara vera nakað sum fer út á luftina tá tá ið bólkarnir eru lidnir gost til dømis so kemmann við nøkrum tilmæli ein fýra fimm ella eg veiki akkurát ítøkilig hvussu kunnu vit fara víðari við hesum her og tað er tað sum eg haldi er áhugavert soleiðisnar at at tað verður nakað ítøkiligt hjá okkum í tí politsku skipanini líkasum at farathygja upp á og og líkasum kanska at raðfesta hvat vit meta hevur stóran týdning og har síggi eg hvussuur hetta her at vera við stórum potensialum takk fyri ja takk so er tað siristenberg ger sovæl takk fyri frú forkvinna ja heta her við kt vinnuni haldi er viktigt at mann raðfestir tað er ein stór framtíð í tí og onkur nevnd tað sum útflutningsvinnuni má mann bara passa upp á at t ikki hend tað sama sum
saman flutti alt kott í kervið kann mann siga hjá bankanum
av landinum tí har misti mann heilt sikkurt eisini ein nok stóran framtíðar møguleika eg kundi nokk bara spurt um hvørji uppskot arbeiðir landsstýrismaðurin við í løtuni sum fara at koma í tingi sum tryggja tað at okur fara at leggja um til varandi orkukeldur altso eru tað nøkur konkret uppskot á veg í tingi og er margfeldislógina eisini á veg í tingi tað var so tveir spurningar sum sum tingfólk kanska bíða eitt sindur eftir teimum málunum tí tað verur rtsindur varðslaði at okkurt fer at koma so tað var tað og um ether við talgilding og tinglýsing tað er fínt at tað verður raðfest tað er ara at hugsað eisini um persónstrygdina altso soleiðis at persónsupplýsingar ikki liggja frammi sum tað verður dømir um sum ikki hevur verið so gott ja takk magnusrasmussen ger so væl ja takk fyri frú forkvina ja til
til hatta seinasta so so skult eg vera skot tryggar mann
manargongdir og altso at hetta her við viðkvamar upplýsingar tá ið vit tosa um tinglýsing sjálvandi skal tað vera trygdin vera í hæddini hetta við margfeldislógini sum nú eitur náttúruverndarlógin men siri stenberg kennir alt til margfeldislógina sum hon arbeiddi við sum so ikki ikki vann framan tá tað tað só í samgonguskjalini mann skuldi líkasum tillaga tað uppskotið og tað verðuð gjørt tað hevrur sent til almenna hoyring tey hoyringssvarini eru komin inn og tað hevur arbeitt við tí nú í umhvørvisvinnumálaráðnum og tað líðir væl við at tað er liðugt harífrá og so er tað samgongan sum skal hygja upp á tað so eg síggi fyri mær at seinni í ár kemur tað niðan her veðurlagspolitikkurin sum eg nevndi í áðni har har fari eg nú til samgonguflokkarnar og so til andstøðuna fyri at vita og har eru nøkur
átøk nevnd og hvussu vit kunnu vera samd
um tað so verður nakað implementerað á við lógaruppskotnum eftirfylgjandi takk fyri ja takk so er tað ingilein didricsen strøm ger sovæl takk fyri frú forkvina ja tað eru nokk nógv øki sum eg magnus rasmussen kanska ikki eru soleiðis heilt á einum máli um hvussu tað heila skal fyriganga meni eg kundi hugsað mær at spurt tveir nokk so ítøkiligar spurningar tað fyrsta tað er hetta við náttúrufyrisiting eg dugi ikki at síggja í hesari fíggjarlógini fyri næsta ár at tað er at tað er skilmarkað kundi hugsað mær at spurt inn til hvar tað líka sum kemur inn á hesari fíggjarlógini og tað næsta so kundi eg hugsað mær at spurt landsstýrismannin um hann avaka ella ætlar at avtaka hesa her eggjanina til at keypa eitti serligt slag av bensinbilum altso hesæra er hybrid og ploginn hybridbilarnar om mann ætlar at at avtaka ta skipanina ov nær takk fyri ja takk magnus rasmussen ger sovæl ja takk fyri frú forkvinna tað er ikki pengar settir av í til náttúrufyrisiting tí eg haldi tað er nokk so umráðandi at mann fær lógina samtykta sum náttúruverndarlógina samtykta tá ið hon er samtykt so setur mann pengar av tað tað gevr ikk orliga meining at mann setir pengar av
vil siga ein lóg ikki verður samtykt so tað er líkasum í tí reyðsfylgjuni
so tað er rætt tað standa ikki pengar avsettir til tag á fíggjarlógini við hin til hin spurningin so svaraði í áðni at tað fekk eg ikki svar uppá tí tað visti ikki hvussu tað bleiv takk fyri ja tað tað var ein viðmerking eftir enn tað var jóhandal áh nei hann var hann er ikki so er hetta umfarið liðugt næstu røða er erhard joensen ger so vælja tað er verið áhugavert at hoyrt kjakið eisini í dag ta kjakið í dag hevur kanska ikki verið so nógv um
um
fíggjarlógina meira um onnur ting vinnupolitikk og annað og tað er kanska eisini tað sum eg sjálvur kundi hugsað mær at triva eitt sindur í í dag hvussu er okur framhædd rætta fíggja okra vælferðarsamfelag okur vita tað at at innanfyri vælferðarøkini tey stóru vælferðarøkini heilsuøki almanøki útbúgvingarøki so eru tey fylla tær samans góð fýrs prosent
av samlaði fíggjarlóginum tjúgum og serliga heilsuøki og almannaøki tey vaksa rættiliga skjótt okur blíva ølls ella okur blíva eldri okur
ger møguleikarnir blíva fleiri og fleiri lógin um almannastrygd og vælferð hon kemur at seta trýst á almannaøki hvussu nógvar tænastur eru øll villig til at beita borgaranum hvussu kunnu okur tryggja at borgarin fer tey fer tey viðgerðartilboð sum hann hevur rætt til í fylgi lógina okur hava eina røð av nógvum góðum sosialum tænastum sosialum veitingum og innan fyri heilsuøki so blíva viðgerðarmøguleikarnar betri og betur men teir blíva samstundis dýrari og tí má mann eisini spyrja hvussu koma okur at fíggja hetta her í framtíðini koma okur at verður tað soleiðis at at verandi vinnur fiskivinna alvinna ein ferðavinna sum er sum er í í fagrasta blóma beint nú fara at klára at vaksa í takt við tað vaksandi trýsti sum verður á vælferðartænastuna í tjúgukunum samstundis sum okur vita tað at okur hava nakrar íløguverkætlanir fyri framman fyri at taka ein í rúgvuni sigur nokk tað tað størsti og dýrasti sum okur nakrantíð hava havt og fara at fáa tað er suðuriartunnilin og til tað er mítt stutta svar nei eg rokni ikki við at verandi vinnur fara at kunna vaksa líka skjótt sum trýstið á vælferðartænasturnar fer at vaksa og hvat er tað so sum okur hyggja fram ímóti sum undanfarin røðari segði so hava okur eitt vakstrarforum sum er í gongd og er í ferð við at eyðmerkja nakrar vinnur og vónandi seinni í í ár ella ella ella koma til vár koma við nøkrum tilmælum um hvussu kunnleikur skipa tey økini sum teir nú ella tey nú eru í ferð við at hyggja uppá landsstýrismaðurin tosaði um at millum annað kst er ein vinna sum mann fer at sikkurt nokk satsa uppá í framtíðini kunningar og samskiftistøkni okur vita tað at ikki bara føroyar men faktiskt allir allir heimurin ella hvussu allir vesturheimurin í fyrstu skifti kemur at vera digitaliseraður so ella so innan fyri eina eina rímiliga framtíð okur koma at síggja at elektrifiseringin og automatiseringin kemur at grípa um seg fór ófriðarligt í salinum fundir og sovorðn mugu haldast uttanfyri ger so væl að rærd okur síggja tað at automatisering og digitalisering kemur at at eyðkenna heimin hvussu er stórar partar av heiminum nú í nærmastu framtíð tí haldi eg tað er øgiliga skilagott at okur finna ein ein mátan hvussu okur kunna menna okra kst vinnur uppá eg haldi at okur hava allar møguleikar til tað eg haldi at okur hava eitt samfelag sum er øgiliga gott útbygt okur hava eitt vælferðartænastur okur hava eitt modernað samfelag tí haldi eg sjálvur at føroyar er eitt ideelt øki til at at royndarkoyra sovorðnar verkætlanir uppá og útbyggja sovorðnar vinnur uppá okur hava aðrar møguleikar
filmur hevur verið nevndur her eg haldi eisini at filmur er øgiliga áhugaverdur

tað eri vistimann hyggur bara fimm ára aftur so hevur filmur flutt seg rættiliga nógv upp á tey síðstu fimm árini og eg trúgvi at tey ella komandi fimm árini kemur filmur at flyta seg nógv longur enn hvat hann hevur flutt seð tey síðstu fimm árini tí filmsvinnan í heila tikið tann digitala vinnan er

eitt eitt sum ikki verður nevnt tað er til dømis gastronomi tað er ein vinna sum kanska okur í føroyum ikki hava verið serliga upptikin av í í ein vissan mun men tað er ein vinna sum kundi verið verið rættiliga atraktiv og ein menningarvinna og ein vakstrarvinna fyri føroyar tí okur hava eina heilt serliga gastronomi í føroyum og okur hava nakrar fantastiskar fyritreytir við okra tilfeingi okra máta at hava viðgjørt mat uppá

vakstrarvinna sum eg sjálvur haldi eg hevði verið áhugaverd tað er visti mann fór í holt við grønar rakstrarskipanir innan fyri tað meiritima økið tað okur eru jú okur liva av havinum okur hava einstóran flota okur hava væl útbúgviðr fólk á tí meiritima økinum tí undrar tað meg ett sindur at okur ikki hava meira satsað meira upp á tað mairitima økið innan fyri at menna nýggja skipanir til til tað økið

grønar orkuloysnir hava verið nevndar innan fyri grøn brynt til dømis er tað er tað nakað sum føroyingar skulu satsa uppá spurningurin hongur í luftini men í heila tikið so meti eg at vist man tekur inntøkusíðuna á fíggjarlógini frameftir so verða okur noydd til at hugsa vinnuliga nýtt tí tað verður ómetaliga trupult hjá eksisterandi vegnum taðvl saga ali og fiskivinnu at halda fast í tí vøkstrunum sum tey hava havt tey seinastu árini serliga tá pilagiska tilfeingið vita okur vita ku via okvur lítið einki um hvussu tað kemur á artase næstu fýra fimm seks árini alivinnan hon veksur spakuligani men tað eru alt vinnur sum eru øgiliga tengdar at marknaðarprísinum úti á í í t úti í heimi

og og sárbara sjálvandi yvir fyri inntøkum til samfelagið eisini

vakstrarforðmi sum okur øll síggja fram til kemur við nøkrum útmeldingum nú rættiliga skjótt at tað veruliga kemur at flyta nøkur mørk inni í høvdinum og okum sjálvum eisini eisini sum politikarar soleiðis at tey tilmælini sum tey koma við og tey tilmælini sum geva meining at okur her inni taka tey til okum og geva tann neyðuga stuðulin sum skal til tí stuðul er ikki altíð av tí illa stuðul hevur verið inni í fiskivinnuni fyrr stuðulin verið í alivinnuni fyrr ein filmsvinna sum skal líkasum koma fyri seg hevur brúk fyri stuðli og tí skulu okur eisini tora í samband við at okur hava nýggjar vinnur fyri framman at okur tora at stuðla teimum upp á sama máta sum okur hava stuðlað so nógvum øðrum vinnum i hava verið í stoypiskeiðuum takk fyri

vista líka kundi verið røðararnir og spyrjararnir sum hava orðið takk ein viðmerking frá siristenberg ger sovæl takk fyri frú forkvinna ja eg haldi at tað sum erhard lagði út við at snakka um het her við at framtíðar tryggja vælferðina er eitt stórt mál tað er lætt at framskriva pengar men so er ta etta her hvussu mann eisini kann hyggja eftir strukturum og øðrum altso hvussu hvussu ger mann eisini alt tað politiska arbeiði sum skal til fyri at tryggja tað at mann fer so mest burtur úr hvørjari krónu tí tað er eingin ivi um tað at útreiðslurnar innan fyri hat har øki fara at bara at vaksa og tí má mann eisini hyggja eftir øðrum enn bara at framskriva pengar eog sjálvandi tá mann hyggur eftir inntøku síðuni so er vinnu menning sjálvandi eini nakað sum mann forvæntar sær nakað stórt av men eg haldi at mann skalveraeit lít sindur varin við at at leggja alla sína øll sína eggu í kurvina hjá vakstrarformunum men men eisini kanska hava onkrar visjónir her inni frá ella at koma við onkrum boði upp á hvat mann kann gera sjálandi skal mnnesini taka tay álvara sum kemur men allíkavæl máta koma okkurt frá landsstýrinum tað er akkurt sum tað eh og so ein spurningur til erhard joensen um
um um hann er sinnaður til at fara nútakk fyri erhard joensen ger so væl ja takk fyri frú forkvinna
og takk fyri spurningin sir stenberg siristenber kat lett yvirhøvur ikki vera bangin fyri suðuoyartunlinin tí hann fer púra sikkurt at fáa tað sum hann skal hava í samband við tær kanningar sum skulu gerast ferligar sjálvandi farokur at kalla landsverk inn soleiðis at okur fáa eitt yvirlit yvir hvat arbeiði er gjørt og hvat arbeiðið manglar og tað skal fíggjarnevndin uttan iva syrgja fyri at teir pengarnir koma koma upp á ið eru neyðugur til at fáa tær undankanningarnir og fáa prosjekteringina í gongd og helst ferliga so skjótast sum yvirhøvur gjørdimt so tað skal sova púra trygg fyri um náttina takk fyri takk fyri síðani er tað frimun rasmussen ger sovælja takk fyri tað frú forkvinna eg havi hugaligt at hoyra eina skilagóða visjonera røðu sum erhard joensen nú hevði hevði góðar eygleiðingar í henni og
ein av eygleiðingunum verður um gastronomi við
a í føroyum og har nevndi eg røðuni hjá mær í gjár at at vit mangla at fáa líkasum at knýta endan saman í vegna útbúgvingini sum er sum eg tók í føroyum so tey virðu gott hvussu man eg kunna gingið plankan útap beint og fingið tað alt til til heildar so eisini vit kundu fingið sirkulin heilan so eisini at vit kunnu saman menna hetta landið eisini innan frá gastronomiska takk fyri ja til fimm hundrað hasum senn eg hugdi í gjár á dgar eitt og eg meini at í gjár ella ella var tað fjórðadagin blivi

grani um kostnarsum nummar eitt og tvey matstovur í heiminum og tað er nakað sum tað hevur sjálvandia virðið fyri tæ fyritøkurnar men tað hevur sanniliga eitt virði fyri danmark tað hevur eitt virði sum mann yvirhøvur ikki kann seta prís á tí tað at tvær fyritøkur í sama landi fáa eitt so gott gottmál tað ger tað at restin av vinnuni flyti seg samsvarandi sjálvandi kom ikki allar at fáa fríggjamiskil instjørnir men tað kemur at flyta alla vinnuna fram flyti tað alla vinnuna fram so flytur tað alla ferðavinnuna til danmarkar fram soleiðis hongur ar tað saman og eg eri slett ikki bangin fyri at at veita ein ein stuðul á helduringi afígin
til at tú kunnu vísta
mangla so lítið av pengum í til at t kundi fáa eina gastonomiska útbúgving í føroyum tað er púra sikkurt handal ger sovælja takk fyri tað er gott athoyra at erard joensen er samdur í at mann eigur at hyggja eftir øðrum minni møguleikum og e haldi at ere eeitt gongd leiðini um man hevur ingið eina eina alara útbúgving tað haldi eg fínt men eg trúgvi eisini viktið at at mann at mann kann koma inn upp á nýggjar útbúgvingar eg hugsi serliga inan fyri kst eg haldi tað er øgiliga áhugavert at mann fær í gond við at fáa eina ordiliga kostútbúgving í føroyum tí tað er har okur skula leggja eggini haldið í ta kurvina frameftir tí tað verður áhugavert hvat heldur erhard joensen mann eigur at sassa mest uppá eftir hansara tykki fyri at kunna menna og skapa nýggjar vinnur evur nakrar narar tankar um tað harensen gersæja takk fyri frú forkvinna ja mínir tankar um á tá ið okur tá ið okur skapa nýggjar vinnur tað er at fara eftir tí sum heimurin eiftr spyr og tað er at fara eftir tí sum okur kunnu menna í føroyum út frá teimum fortreytum sum okur hava okur hava haldi løgmaðuri nevndt í gjár hann nn hann menti at at okur hava ella føroyar sum royndarøki til nógvar
vælferðarskipanir til dømis
teknologiskar vælferðarskipanir eru føroyar ekstremt vælegnaðar okur eru eisini vælegnaðir til at verða royndarøkir og framleiða sjálvir altso digitalar skipanir til smærri samfeløg okur hava sjálvandi nakrar grensningar men okur hava rættiliga stórar altso menningarmøguleikar á øllum tí teknologisku økinum vistu okur bara vilja takk fyri takk og seinasta viðmerkingin er frá helga abrahamsen ger so væl ja frá forkvinna haldi eg hatta
erhard joensen kom inn á nógv áhugaverd ting
monn nevnir hetta her við nýggjar nýggir vinnumøguleikar tí vit eru jú øgiliga sárphar vit eru ein ein búskapur stendur á øgiliga fáum beinum og tað er skjótt at alt kolssiglur og tí skuldu vit altíð vað úti eftir nýggjum tingunm og í tí sambandi nevnir hann stuðul tað vísir seg at vit eru øgiliga fýrakant í føroyum altso í í fýrsunum tá var alt stuðul altso stuðul var í hvørjari vinnu rakstrarstuðul so fann mann útav tí hetta riggar ikki so væl so skuldu allur stuðulvekk men tað er altso munur á í verksetarastuðuli og rakstrarstuðul og tað er einkin ivi um at at tað er rætt at stuðla vinnun at koma í gongd og onkuntíð at hjálpa otteimum er um eitt trupult tíðarskeið sum til dømis vit hava upplivið korona nú uttan á tað petíður varandi rakstrarstuðul so so eg haldi at tað er tað er púra tað ermær dámar væl tað sum erhard joensen inni á at vit noyðast at finna nýggjar vinnur vit skulu stuðla teimum gongd hjálpa teimum at vera koyrandi men sjónvandi skulu byggja vinnunumtakk erhard joensen ger sovæl

ksspírandi filmsvinnuna sum okur hava so vita okur tað at okur fáa ikki eina spíandi filmsvinnu viss ikki okur hava ein afturberingaskipan tí haldi eg okur skulu hava eina afturberingarskipan sum ger tað trygt soleiðis at at at at framleiðslufeløg runt um kring í heiminum síggja føroyar hava eina afturberingaskipan har kunnu okur fara tað tað nyttar ikki at okur haldi eg at at okur hava eina so lítla afturberingarskipan at hon ger hvørki eitt ella annað og og so skal ein ella ainað framleiðari út í heimi siga tað ókey kanska kanska politiska skipanin vissi okur fara inn og spyrja kanska politiska skipanin so vil fara og játta eitt sindur meir nei okur suldu hava eina afturberingaskipan sum er soleiðis at hon munar og at hon gevur vinnuni teir stabilu karmarnir sum hon hevur brúk fyri tí okur vita tað at ein afturborin króna skapar kanska fýra krónur inni í samfelagnum tí skulu okur tora at gera sovorðni ting
skulu eisini tora akkurát sum helgi abranstein nevnir at geva
einum einum einum spírandi gastronomiskum skúla sjálvandi skulu okur tora at at fara og brúka pengar upp á tað tí tað kann skapa so nógv størri virði enn hesar fimm kanska seks hundrað túsund krónurnar sum okur leggja út í fyrstu skifti tann næsti a røða verður jaspurlangordtakk fyri frú forkvinna eg kundi hugsað mær at byrja við eini avtalu sum bleiv gjørd í fólkatingið í gjár ella í gjár til hvussur g vikuni tað var soleiðis at tann danska stjórnin øll saman tók undir við ela g gjørt eina avtalu um landbúnaðin landbúnaðaravtalu og tað var bæði samgonga og andstøða og ein grund til at mann kundi standa saman um tað g hildu tað vera øgiliga viktigt tað var tí at eitt fýra ára tíðarskeið innan fyri landbúnaðin er øgiliga stutt og hví tað jú tí at vinnan innan fyri landbúnaðin skal gera øgiliga stórar íløgur og landbúnaðurin hevur ein øgiliga stóran týdning á vinnuligan týdning áááí tí donsku í tí donsku vinnulívnumella í stjórnuni og so kun eg hugsast um at eg etti ikki júst tað sama sum er galdandi í føroyum er tað ikki eisini soleiðis at hjá okkum er tað so ikki landbúnaður men fiskivinnan
fiskivinnan eitt fýra ára tíðarskeið innan fyri fiskivinnuna er eitt øgiliga stutstut tíðarskeið
at tá ið mann tokar um fiskivinnu so er tað eisini talan um øgiliga stórar íløgur tjóðveldið og høgni hoydal hava nú í í sístini róð undir um tað hevði verið eitt uppskot har mann fer inn og gjørdi eina kanning eina kanning kanska eini tíggju tólv ár aftur og eg eg kann øgiliga væl fylgja tí hugskotinum kanska serligani tí ati tá ið eg so sum fiskivinnu í føroyum so er tað blivin í nógvar mátar ein ein fløkistampur einilóggáva sum er ring at gjøgnumskova ein lóggáva í nógvan máta kanska sum skilir borgararnir hjá okkum fólk føla seg snýtt fólk føla tað sum eina stuðulsskipan fólk føla tað sum nakað sum ja ja eg haldi t ein fløkisampur er ein góður máti eitt gott orð fyri hvatið fiskivinnan hjá okkum ofta verður løgd undir og so er tað ikki so øgiliga sjáldan eisini at vit hoyra um mutur og annað her uppi og tað haldi eg heldur ikki kann tað hoyrir ongastaðnis heima at tað verður brúkt men tað eigur tað er eisini løgið at vit sum samfelag kunnu liva við at tað verður sept sburtmansteknin við eina lóggávu sum er so viktig sum fiskivinnuna hjá okkum eg veit ikki um akkurát hetta her uppskotið hjá sjáy tjóðveldi var var er ein máti tað er hvussu so ein máti eg haldi í øllum førum so eigur mann at hyggja uppá men hvat er tað sum er hent hvat nú var var ta eitt tíggju ára skeiðtl aftur til tvey túsund og tíggju eg haldi tað er eitt fínt tíðarskeið atfara hyggja aftur uppá hvat er tað sum er hent hvat er tað sum er gjørt kundi vet gjørt nakað egveit iki vat ein sovorðnin kanning skal brúkast vil men fyrst og fremst er tað fyri atikki kanska inetverndvís at straffa nakrað sum er tað sum er hent men líka nógv hyggja frameftir hvussu kunnu vit prøva finna kanska eina breiða semju har sum øll tingfólk kunnu taka undir við tí og gera eitt uppskot soleiðis at vit tryggja okkum at vit ikki hyggja fýra ár fram men eitt kanska eitt nógv longri tíðarskeið líka sum hann hevur gjørt við landbúnaðaravtaluni í danmark so eg haldi at vit eiga ateg veit ikki akkurát tað hugskotið men einum líknandi hugskoti har mann fer inn og analiserar tað sum eg farið og og rætthar upp upp á teir skeivleikar sum eru gjørdir tí dreingin loyna at tað er bæði kanska eisini verandihjá okkum sjálvum men kanska eisini hjá andstøðuni vórðu eisini gjørdir skeivleikar sum trúgvi eisini tey eisini viðurkenna var ikki alt so væl væl gjøgnumhugsað

ver tað roknað við einum í mínari verð einum lítlum avlopi upp á kanska eini og trýss milliónir eg meini sjálvur at vit oiga og burdu kunnað fingið eitt nógv størri avlop og har hugsi eg serligan tá ið tað kemur til íløgukarmarnir vit brúka í dag kanska seta vit av í tveyogtjúgu kanska brúka eini eitt stað millum umleið sjey hundrað milliónir og nummar eitt eg haldi vit hava tkur omi nógv fram at vit hava eit øgiliga lítið arbeiðsloysi vinnulívið skríggjar eftir arbeiðsfólkum eftir hondum samstundis sum samfelagið ella vit játta kanska eini sjey hundrað milliónir til ymiskar verkætlanir eg haldi at vit eiga kanska at seta halda meira eftir ein ein annars stórur vandi við at tá ið tað er so nógv gongd í samfelagnum er tað at teir pengarnir sum verða brúktir strekkja øgiliga stutt tað vil siga at teir sjey hundrað milliónirnar fara forhóldsvís til fáar verkætlanir tí ati tí eg fór nógv annað sum er sett í gongd og so haldi eg eisini at vit tað hv eisini nógv tosað um kommunurnar har kommunurnar skulu halda eitt sindur eftir men skulu vit biðja kommunurnar halda eftir so er tað eisini viktigt ati

vit hava ikki sæð øgiliga nógv av privatisering í uppskotinum tað haldi eg eisini burdi verið nakað sum komið meir fram aftur og har hugsi eg kanska serligani um har vit í dag t síggja har sum vit hava vinnulív sum kappast við tað almenna tað kann vera hotellvirksemi tað kann vera flutningur skipaflutningur tað kann vera posta tað kann vera bankar og annað eg haldi vit eiga at prøva at fara inn at hyggja eftir jamen erda í dag nøkur privatisering har vit lata tað vinnuliga koyra og har vit lata tað almenna reka tænastur har tað har tað privata ikki er inni talgildingin verður frammi og ein ein orsøk at mann fór inn á tað økið var sum eg havi skilt tvær tvær høvuðsgrundir eitt var tinglýsingin og eg haldi at undanfarna samgonga legði eisini eitt eyka gjald frá einum hálvum prosenti upp á eitt prosent omaná sum tað fyrsta er er øgiliga stórt gjald í mínari veg hjá teimum sum skulu keypa og selja ognir men harumframt uppliva vit at økið riggar øgiliga illa tað ri langar viðgerðartíðir og mann hoyrir bæði uppi í átta og tíggju tólv vikur har mann sum eg havi skilt tað so verður alt gjørt talgilt niðri har var snakkaðr um um dagar ella kanska niður í tímar frá tí mann hevur skrásett einar tinglýsing til hon er avgreidd og somuleiðis haldi eg eisini at mann tosað nógv um vinnuskráin tað var eisini akað sum skuldi vera við í tí og tað er heldur einki gjørt á hesum økinum so eg hopi at tað liggur nokk so framarlaga at vit fáa eina nýggja vinnuskrá sum er sum er almenn umhvørvspolitikkur er er nakað sett á breyddan og eg haldi at tað tað kundi verið kundi verið kanska meir men eg skilji væl at tað eri mann má passa eitt sindur upp á hvussu nógv mann setir í gongd í senn og so síggja vit eisini at tað er eitti arbeitt við einum unhvørvispolitikki yvirskipa og so kann mann so eftirfylgjandi fara inn og setan mer pengar av tá ið tað er komið tað kemur til eysturoyartunnilin so haldi eg tað at mann hevur púra skeivan skeivt fokus mann hevur fokus á um tað er ein minking ella um tað er ein vøkstur í ferðsluni um tað nú koyra fýra túsund g tvey hundrað bilar ella fýra túsund og hundrað og teir koyrdu kanska hundrað hundrað ella tvey hundrað bilar fleiri í mínari verð so eiga vit at fokusera upp á men hvussu nógv nógvir bilar ella persónar velja eysturoyartunnilin frá so leingi sum vit hava fleiri hundrað kanska túsund bilar sum árliga ella mánaðarliga velja ikki at brúka eysturoyartunnilin so er tað tað sum er problemi og ikki ein spurningur um vit hava fýra túsund og tvey hundrað bilar gjøgnum hendan mánaðin í mun til fýra túsund og eitt hundrað ímánaðin fyri so eg haldi vit skulu venda bygdin og siga men nær tryggjaðu vit okkum at øll sum brúkartunnilin velja hann framum ta gomlu forleiðina og so hav vitð eisini hoyrt at landið allarhelst kemur at betala eitt annað tjúgu tretivu fjøruti milliónir næst ár tá ið vit so samstundis sita eitt sindur við at tað eru fleiri persónar í í eysturoynni og kanska eisini her í havnini sum penla øvugtan veg ella borgara í landinum sum ikki velja ella kunnu brúka tunnilin tavil siga nú hava vit lagt eina eyka skattabyrða omaná tey taðvil siga t tey hava fyri tað fyrsta skuldu tey velja ta ta gomlu leiðina men harafturat skuldu vit við til at betalað hesar her tjúgu tretivu g fjøruti miliónirnar sum sum landið veg heldur fyri tunnilin og tað haldi eg er um mínari verð totalt látligt altso eg kann ikki eg havi ikki itt annað orð fyri fyri tí konseptinum ella tí støðuni ella hvat man skal kalla tað vit mugu saman finna eina prístalvu og har hugsi kanska ikki hjá teimum sum koyra soleiðis einað ella svær fyrnar m mánaðin tann prísurin sum er men fyrst og fremst at vit finna ein ein prís til teir penlarnir tey sum brúka tunnilin mest kanska hvønn dag at tey fáa ein prís sum sum sømir seg sømi seg tí sum eg eg haldi avslátturin er tretivu fjøruti krónur um mánaðin í mun til tað tað søgdu betalir tvey túsund g níggju hundrað og trýss krónur heldur enn trýtrý hundrað trý túsund krónur og tað er tað sama sum einki so hevur tað verið eitt sindur talan um um hetta her samband við aliúbúgvingina eg haldi tað er eitt stórt frambrot at aliútbúgvingini komin eg veit at havbúnaðarfelagið hveri frammi um at er tað rætt at hon skal leggjast har sum hann nú har sum nú nú leggur tað frami at tað skal ligja st í vesturmanna er tað ikki norðurøki sum hetta her skúlin skuldi verið lagdur kanska í klaksvík ella í í eysturoynni í við at ælingin fyri tað fyrsta fyllir nógv mest har og eg og vit hava nøkur síl eg veil vit hava nøkur síl í vestmanna men tað er so spor hvu spurningur hvussu leingi tey verða á lívi tað er hvussu so er uppátal at tay verða avlívaði so kann tað gott vera at lútbúgvingin hevur nakrar fyrimunir í í vestmanna men sum eg skilji skúlin í dag so er tað næstan blivið sum ein ganska almindiligur miðnámsútbúgving útbúgving kommunulæknaskipanin sum e ætlir mar tað síðsta sum eg k komi inn á tað er tað at vit hava á tíðini farið ja eg havi sett ein spurning hálvan minutt eftir vit klára að øgiliga skjótt kommunulæknaskipanin har hava vit í dag eina oyramerking til fýraogtretivu kommunulæknar og vit hava í dag ellivu avloysara og har haldi eg tað er ein støða sum er totaltbar og vit liva við hesær søguni tey síðstu tíggju fimtan tjúgu árini og eg føli ikki at vit hava nakran bata so eg hopi at vit koma at kunna raðfesta hetta hægri takk fyri ja takk fyri so fara vit til viðmerkingarnar tann fyrsti frá polla reynatygvu ger sovæl takk fyri forkvinna eg haldi at hetta var ein tann mest atfinningarsama røðan eg havi hoyrt í

veit eg væl at eg havi verið her í hesum húsinum í longri tíð enn jaspur langoard hevur men eg eg ætlaði bara at minna hann á at tað er altso tá ið mann situr við valdi at mann kann gera nakað við tinginum tað er tá mann hevur evnini til at broyta og ikki bara at finnast at oftan blívuta leikluturinm hjá hjá andstøðuni at at at finnast at og eg eri samdíðini tí at at vit mangan hugsað forstutt tso ikki hava langtíðarpolitikk tað hevði verið øgiliga gott serliga við teir størru flokkarnir kundu gjørt breiðari semjur um um í hvussu um um fíggjarkarmar og so framvegis tað hevði hjálpt ómetaliga nógv upp á tað at hava ein ein ein støðugan politikk sum sum allir flokkar bundu seg til at haldast til takk fyriak jaspur langaard ger so væl h ja takk fyri
harra frú forskrína tað er soleiðis at í puldur
stykki so fær mann ikki alt altíð sítt ígjøgnum haldi tað var ein sovornin ósemjuhaldi eg minnist fyri nøkrum árum síðani millum júst pálla reynatúgvu og høgna hoydal har hann var eitt sindur ónøgdur um tað var nøkur tons sum hann hevði ynskt vóru øðrvísi býtt sjálvt um um um polla reynatúgvu í tá sæt í samgongu so hann er nokk væl vitandi um at eg ikki altíð má far alt sítt ígjøgnum men hinvegin so hava vit eina ávirkan og vit hava møguleika til at siga hvat vit hvat vit meina og hvussu at vit halda eg tað rættat rættasta so eg haldi at tað haldi eg eg eg pollaterrenna tykkum sjálvur kann líkasum greiða nærri frá vussu hann er kemur inn á hann er siti her nógv longr enn eg veit hvussu hvuss tað politiska skipanin gongur takk fyri takk fyri so er tað frimun rasmussen ger sovæl ja takk fyri frú forkvina nú kom jaspur langaard ikki so eliga nógv inn á hetta her við hvussu mann kundi fingið vøkstur kanska í búskapin eg kundi hugsað mær at hoyrtrøðarin greitti
eit sindur frá kanska hvat ið hann hvat ið røðarin metir
um kundu verið við til at lyft búskapinum í føroyum ið hevur eina serliga vitan innan fyri innan fyri innan fyri kunning innan fyri kt og ella kst sum hann sigur nú kanska at jaspur langur kann hugleiða eitt sindur um tað takk fyri hvørja jaspur langur ger so væl ja takk fyri frimod rasmussen ja tað er rætt og eg trúgvi at vit hava í nógv ár roynt at fingið vaksið um kt-útflutna tá ið mann hevur ment eina skipan tað er sum eitt prinsum at skriva eina bók so tað er ein spurningur um hvussu nógv eintøk tú kanst selja og hvussu fleiri tú selur betri er tað og serliga við tann tá tú selur er uttanlands og verður tað kapitalur sum tú fór inn til tann samfelagið har kann eg siga eg eri sjálvur ikki so øgiliga glaður fyri stuð
skipanir men har veit eg til dømis um hann hevur gjørt
tað í íslandi at tá ið ein íslendsk fyritøka selur eina eina skipan uttanlands men so so so koma nakrar krónur inn aftur frá landinum fyri at stimbra og og menna tann prtin ell lutnar av kt sum tað kann geva og tað haldi eg er kanska ein møguleiki fyri tí eg haldi vit hava nógv góð høvd vit hava nóg góðar skipanir í landinum men eg haldi at føroyingar brúka í dag ov lítla tíð til at royna at fáa tær skipanar av landinum ella útfluttar takk fyri soe ta hnscarija takk fyri nú koma røðaran inn á hett her í sambandi við
alið mat er við
útbúgving ínan fyri aling og at at at tað er skeivt at leggja at í vestmanna eg haldi at tað er fínt at hann er komin har til at tað verðu lagt í vestmanna men til tað í sambandi við eysuroyartunnilin sum røðaran er inni á altso tá ið mann er í einari skipan hvar ið tú verður loftaður so ella so so er sjálvandi kanska ikki neyðugt at fara inn í regulera hansar prísin tí haldi eg faktiskt at tað er øgiliga umráðandi at mann í prinsippinum heldur finguran eit sindur vekk sum myndugleiki eg veit væl taða vit veghalda fyri tí men eg haldi tað at tað er kanska akkurát er tað sum er við til at gera tað at prísirnir ikki verða reguleraðir samsvarandi soleiðinar at tú fært so nógvar brúkarar sum møguligt hví skalt tú tað tá onkur annar kemur inn atbetala takk fyri jaspurlango ger sovælja takk fyri og eg eri eisini samdur í tí at vit hava tað sum eitur armslongdarprinsippi vit skulu halda fingrarnir burtur og vit hava sett nøkur klókhøvd til at gera nøkur ting men onkursvegna so er túð eisini valdið til at taka ábyrgd og tí er tað ein ella annað stað eisini ein sovorðn
ein avveksing ímillum men skal mann eisini bara seta
seta seg aftur á og siga men hetta hva sett nøkrur onnur til taka sær av visti vit síggja tað at tað eru nøkrar skeivleikar sum í hesum førinum ein sovibúta hjá hjá einum einum felagi sum sita men hava eitt undirskot so er tað landi sum dekkar tað allíkavæl so haldi eg hvussu so er at vit eiga at kunna tó tosa at eg veit vat vit skulu kanska ikki blanda okkum upp í og tað er tað eg royni at gera og eg haldi eisini at vit eg hopi og trúgvi upp á at vit finna eina eina loysn sum sum kemur at gera tað hendan verkætlanin blívur tann selkinsøgan sum mann ætlaði frá frá byrjan takk fyri ak jóhannes joensen gersuvætakk fyri frú forkvina ja nú er ósamdi jaspur langoard í tí at at lingini ikki skuldu leggjast vestmanna tí eg nú kenni lskúlan hann ætir fiskivinuskúlin í byrjanini og og er so ein tilfeingisbreyt har mann hevu
har eru ymiskar til
feingismøguleikar eisini á staðnum og førleikarnir lærararnir og skúlastjórarnir eru eru búgvin á tí økinum og hava arbeitt í økinum á miðnámi í fleiri ár so heldur skuldi mann heldur roynt at lagt og at í samstarv við við við kollafjørð búnaðardepurin í kollafirði og so roynt at samla alla tilfeingisbreytirnar í vestmanna á man hevur skúlan og og førleikarnar á staðnum takk fyri gsja takk fyri og takk fyri spurningin eg veit væl tá ið mann skal gera svorna nýggjan skúla og eg haldi fyrst og fremst at eiga vit tað fegnast um at skúlin kemur eg veit at havbúnarfelagið ynskti skúlan eitt annað stað og tað er sjálvandi tí at alivinnan í dag fyrst og fremst er fólkini sum arbeiða innan fyri alivinnuna eru í í norðurøkinum tavr seg í eysturoynni og í í klaksvík og trúgv
hvat skal mann fara inn og
og gera eina æli útbúgving har mann eisini fær eitt gos hamstar við vinnuna er ganga út frá tá mann ger eina útbúgving so er tað tí mann ynskir at fáa vinnulívið inn sum ein part av útbúgvingini og mann brúkar hvønn annan mann tann mátan so haldi eg tað er nokk so nærligjandi upplagt at mann leggur skúlan har sum har sum vinnan er altso tað vildi verið alt annað vildi verið løgið men tað er mann so vælt at sær burturfráðið í svørðum takk fyri takk fyri so var hatta umfarið av tann næsti røða verður umboð fyri miðflokkin tordur niclasen ger so væl takk fyri frá fólkmynda
sum
vit í dag hava til viðgerðar og sum fór av bakkastokki í gjár snýr seg um tað almenna føroyska húsarhaldið við eini inntøkusíðu og eini útreiðslusíðu júst soleiðis sum veruleikin er í einumhvørvinum øðrum húsarhaldi í landinum fyri meg sum ikki hava verið á tingi í longri tíð hevur tað verið sera áhugavert at lýtta orðaskiftið bæði frá samgongu eins væl frá andstøðu rættur rykkurin hevur í stóran mun verið merktur av at tann aldargamla plátan hevur valið sum hon plagar á síðu a samgongusíðuni hava gleðis og sigurstónar ljóða meðan á síðu b andstøðusíðuni hava harmarljóð ljóða
og eg rokni bara við at um stjórnarskiftið verður eftir komandi væl ja so melur plátan á sama hátt og í somu rillu tað er sjómá
góon hugaligt hevði tó verið at kórið í stóran mun var meiri samanskjót men til tað krevst helst ein grundleggjandi hugborðsbroyting hinvegin so eri eg púra sannførdur um at øll í hesum sali hava ynski um at hava at tað skal ganga føroysku tjóðini væl og at fólkið hevur tað gott tað sum kanska skilur tað er hvussu raðfestingarnar av játtannumum skulu fremjast og hvussu køkan skal býtast á frú forkvinna nógv er broytt í føroyska samfelagnum í føroysku búskapinum síðani avgjaldið á tær grønu kekstirnar á sinni skuldi bjarga búskapinum hetta var síðst í áttatiárunum tá ið inntøkugrundarlagið landskassan sveik so dyggiliga vit kunnu øll vera samd um at føroyska samfelagið tey seinastu árini hevur siglt á einum aldikampi tað hevur gingið sera væl í útlontsvinnuni bæði á sjógvi og landi stór sambrot er gjørd í alivinnuni og hevur tað somuleiðis gingiðst væl við pilagisku vinnuni og eru ábendingar um at at vøksturin serliga í alivinnuni fer at standa við ábyrgd politikararnr er tí framhaldandi at geva vinnuni góðar og tryggar karmar at virka undir hvat alivin sum sæst at tøkan av alifiski er meira enn tvífaldað síðani tvey túsund og níggju til í dag og mett verður at tøkan tey næstu fimm árini hækkar við á leið tretivu prosent sjálvandi er hetta hugaligt skapar nógv arbeiðspláss og inntøkur eisini til landskassan men eg kann ikki lata vera við at hugsa um umhvørvisávirkan ælingin hevur og kemur at hava fyri okkara kring landið hetta er eisini nakað sum samgongan hevvið í sínum skjali har sagt verður við loyvi frá forkvinnuni samgongan vil arbeiða við menning vøkstri og fjølbroytni av alivinnuni her undir at koma út á hav at ala og eigur hetta til ein og hvørja tíð at verða gjørt á einum lívsfrøðisligum ráðgevingargrundarlagi møguleikarnar fyri aling arlandi skulu eisini troytast og arbeiðast skal eisini við møguleikum fyri havbigd og aðrari aling sum tæra og skelja æling og so verður lagt afturat ansast má eftir umhvørvinum og loysnir eiga áhaldandi verða funnar fyri at avmarka dálkingina frú forkvinna fólkatalið hevur sett met og arbeiðsloysið er í botni føroyska skútan siglir við ufullum seglum og eingin tykist ttykist at geva boð um at repa seglini meginreglan átti at verið at lagt munandi til síðis í góðum tíðum fyri at kunna staðið ímóti tá ið tíðirnar broytast og neyðugt verður um ikki fyrr so tá at repa seglini ikki fyri at verða dapurskygdur
men fyri at aftur at nýta myndina á sjónum so er aldurdalurin ein veruleiki sum fyrr ella seinni helst fer at gera seg galdandi tí sum eldis presley sum meistarliga syngur

eg ynski landsstýrin í hepnin hond við tí ið felvt er í samgonguskjalið hesum viðvíkjandi nemliga at førdur verður ein varin ogábyrgdarfyllur fullur búskaparpoitikkur fyri at tálma úskaarsveigginum er neyðugt at føra ein konjuktiv konjuktur javnandi fíggjarogbúskaparpolitikk har spart verður upp í góðum tíðum og spaða til í verri ná frú forkvinna aftur til uppskotið ið er til viðgerðar eingin ivi um at politiska skipanin og samfelagið hevur nógvar avbjóðingar stórt prot er á arbeiðsmegi serliga innan byggivinnuna og aðrar handverkarvinnur og sambært búskaparfrágreiðingini er virksemið innan byggivinnuna vaksið sera nógv og er løntakaratalið síðani tvey túsund og trettan vaksið úr fimtan hundrað løntakarin til áleið fimmogtjúgu hundrað løntakarar og verður ein samanlíkningjørd har víst verður á at løntakaratalið í byggivegnnn er nú væl hægri enn tað var miskeiðis í tvey túsund og átta tá sera nógv virksemi var í byggivinnuni júst í sambandi við byggivinnuna serliga verður tosað um fløskuhálsar og trot arbeiðsmegi men sum sanniliga eisini í samband við aðrar vinnur og her er tað at tosið um arbeiðsmegi uttanífrá nú rættiliga hevur tikið diggási ja løgmaður nevndi tað henda dagin har hann beinleiðis í gjár har hann sigur at fyri at nøkta tørvin er neyðugt við útlendskari arbeiðsmegi frú forkvinna so kunnugt eru longu nógvir útlendingar dugnaligir starvsfólk knýtt at byggivinnuni í aðrari vinnu í føroyum í dag sambært samgonguskjalinum opnar samgongadyr og sigur tá tørvur er á arbeiðsmegi skal vera lættari og skjótari at fáa fatur á tíðaravmarkaðar útlendskari arbeiðsmegi tað vil siga at ógvuliga sannlíkt fer talið av útlendingum innan nevndog vinnu støðugt at vaksa hetta fær meg at hugsa um aðrar avbjóðingar nevniliga bústaðartørvin kring landið sum er ovurhondsstórur nú frammanundan hesin er ikki bara komin vegna útlendska arbeiðsmegi men tí at fólkavøksturin sum heild hesi seinnu árini hevur verið sera stórur og at

harra formaður nú tá ið tosað verður um arbeiðsmarknaðin kundi eg hugsað mær at koma nakað inn á part av okkara egna arbeiðsmegi havi nevnt hetta fyrr men tolir tað at verða endurtikin fyri tí síðani møtti eg manni í pensjónsaldur hann er í almennum starvi og sera virkin og við góðari heilsu prátið fall inn á fráfaringaraldrin tá er tað hann tekur til til orða og sigur soleiðis hví skal eg fara úr starvi bert tí at eg havi rokkið ein ávísan aldur og so leggur hann afturat heilsan er góð og eg eri væl fyri eg kundi ikki annað enn vera samdur við honum hetta var júst fult samlijóð við tað í landsfelagpensjonistahevur víst á og ynskti at fáa broytt og só miðflokkurin av heimum huga tók undir við soleiðis at vit fingu bannað hesum áralanga mismuni og tryggja javnviðgerð á arbeiðsmarknaðinum tað eigur sjálvandi at vera førleikin o ikki aldrin ið er avgerandi fyri nær farið verður av arbeiðsmarknaðinum og tí fegnast vit sjálvandi um at taðtbeinleiðis kom at standa í samgonguskjalinum at aldurin eigur ikki at verða avgerandi fyri nær farið verður av arbeiðsmarknaðinum tænastumannalógin og aðrar forskriftir verða broyttar samsvarandi í hesum sambandi kundi eg hugsað mær at spurt landsstýrismannin fíggjarmálum ið annars dugir sítt handverk sera væl eftir mínum tykki sum á sinni svaraði sera jaliga fyrispurngi mínum um broytingar í fráfaringaraldrinum

kanska eg kanstk koyta upp í at jaliga svarið ið tá varð givið var at miðan verður ímóti at fremja broytingar um fráfaringaraldrin á almennum arbeiðsmarknaninum sum skjótast og kenni eg landsstýrismannin í fíggjarmállnum rætt so tekur hann eg ikki illa um upp om meg upplýsi at hetta svarið kom fyri tveimum árum síðani

htað tykist at so nógv sum gjørligt upp á so stutta tíð sum gjørligt skal fáast frá hondini og her er tað kanska mangur við mær sum spyr serliga við atlit til virksemið hjá landinum og kommununum hevði tað ikki verið skilagott og gagnligt upp á sigt at íløgurnar hjá hesum vóru strektar yvir eitt longri tíðarskeið hevði tað ikki hjálpt upp á sokallaðar fløskuhálsin og tørvin á arbeiðsmegi tísikun eg havi stóra virðing fyri t kommunala sjálvsavgerð arrættinum men allíkavæl átti tað kanska at borið til at partarnir tosaðu saman og fingu gjørt nakrar

takk fyri tað er ein røð av viðmerkingum tann fyrsta frá aksel willemsinu johannesen ger so væl ja takk fyri frú forkvinna eg haldi tattorda niclasen helt eina av tí bestu røðuni um er hildi undir fíggjarlógarviðgerðini tað ernokk stuttligt at hoyra ein mann sum kanska hevði sæð ter fyrstu ferð fyri einum tretivu ári síðani ela har áleið og kanska fimtan ár síðani hann hevði fast sæ te herbeint táð hann hevi verið nakrar ferðinar inni inni ímillum men torgi nokk komin nakað upp í aldrin og hevur nakar lívsroyndir so nógv onur ikki hava og hann veit nokk hetta her hugtakið er tær um um sjey feitar og sjey rakhar vrakar oghvønn týdning tað hevur at at leggja ti síðus góður tíðir sum okkurt ada ímóti við verri tíðum og hetta her við at mann brúkar rættla nógvar pengar eisini upp ápa uppá íløgur altso byggivirksemi tá sog skríggja eftir arbeiðsmegi hevði tað ikkiverið skilagott kanska tríggjar tær eitt sindur soleiðis at at tað eisini var arbeiðið tá tá ið tað gongur okkum ímóti men skal rósa
ja anæsta er annkaolsen ger sovæja takk fyri frú forkvinna ja eg vil eisini takka torg niclasen fyri eina sera góða røðu hann lyfti seg eitt lítið sindur upp frá og líkasum eygleiðir politiska landslagið og tað politiska pendulið sum fer aftur og fram alla tíðina og hevði eina øgiliga góða lýsing av hvussu okur politikarar og reint reotoriskt brúka kal skal man siga hvønn annan men eitt festi eg vil vitja at hørg niclasen sum helt var øgiliga skilagott tað var at her við at hava ein senovoðarpolitikk at mann eisini kann gagnnýta okara eldri bðing eitt sindur betri enn at okur gera tí okur mangla arbeiðsfólk úti á arbeiðsmarknaðinum og tey vildja fegin geva sítt íkast men tíverri er tað eitt skinmark sum eitur sjeyogtrýss so er tað av arbeiðsmarknaðinum er tør niclasen ikki samd í tí at mann eigur at seta e arbeiðsbólt niður fyri at kanna hvussu kunnu okur fáa út
hetta hendan

at mann helt seg til tað
minst tannmark og har stendur púra greitt hvat skal gerast tí at tað at ein persónur er komin eina upp í eina ávísan aldur er ikki eins betýðandi við at hann er óbrúkligur tað má standa borgarum landsins frítt um teir meta seg hava orku og hug til at halda á í arbeiðinum at gera tað tað má ikki vera ein aldur og hetta hevur mann gingið frá í danmark og við lóg sum so havi eg skilt so tað er tað sum eg havi at siga til tær takk síðani er tað sirið steðbergir so væl takk fyri frá fólkuna eg fari eisini at takka fyri eina góða rúðu hetta er við at leggja til síðu í sígóðum tíðum eg haldi tað er vegin mann kann siga barnalærndómur tað er í hvør fall vanligt sunt vit og skil so tað má mann sjálvandi tryggja ella kemur at standa illa til men tað hevur manglandi arbeiðsmegi og sæð í mun til at tú kanst hava so
nógv problem við at fáa tak úr høvdi hjá fólki
altso vistu tey nú verða opnað meira upp og tað koma nógv fólk inn so erður tann problematikkurin hvørfall størri kundi mann gjørt okkurt annað kanska dríggju íløgurnar ella kanska gjørt tað lættari at taka lærlingar inn at so gjørt okkurt sum gjørdi tað at mann fekk meira arbeiðskraft kanska her inni tað er ein spurningur og hetta her við at tryggja javnviðgerð á arbeiðsmarknaðinum tað uppskotið hava okur lagt fyri her í fjør haldi og tíverri falli tað men men landstýrið hevur so møguleika at koma við tí sjálvt visti tað var tað at at avsendaran ikki var tann rætti diclsen ger svæviðmerkingina fyri hstenberg samfelagið
og politiska skipanin stendur fyri stórum av
bjóðing eingin ivi um tað og avleiðingin mann pjøðist ikki at vera professari í matomatikk ella nøkrum øðrum fyri at duga at síggja at skulu vit hava nógv meiri fólk inn í landið so krevur tað tak yvirhøvdið hjá hesum og tað er ringt tað er trupult í løtuni og tí mága minstan krav vera til arbeiðsgevararnar at teir hava sum tað minsta kravið vil eg siga at teir hava áðrenn persónarnir koma inn í landið kunnu veita teimum sømilig ikki bara bústaðartaka yvir høvdni men sømilig bústaðarviðurskiftir tað er tað minsta kravi og annars síggi eg tað sum tað primera eiga vit at trekkja upp á okkara egnu arbeiðskraft ikki tí eg haldi at vit hava havt
stóra nyttu stórt gagn av teimum útlendu
oytingum sum eru komnir inn í samfelagið men í mínari verð og kanska dugi eg for lítið at meta um tað men í mínari verð átti mann at at strekka hesar her íløgurnar sum verða gjørdar serliga tær almennu har kommunan og landið er partur av virkseminum y frú forkvina tað er púra eg haldi at at røðarin vísti tað øgiliga væl lýsti tað væl gongdina og og og hvat skal til og hvat skal ikki ikki skal til sera áhugavert hetta her við at at ikki at fara á arbeiðsmarknaðinum fyri tíman fyri sjeyogtrýss ár tí at vit kunnu hvussu iki staðfesta að v ringt í dag visi v ki øvdu høvdu tann møguleikan at fólk kundu arbeitt longri pluss að tað eru so mikið væl fyri í dag í forholt til fyrr og so haldi eg eisini at at tastór niclasen kom inn á í
brantir við íløgur eru øgiliga áhugavert nú havi vit verið terdir sjálvir sinn sum borgarstjórir verður ein partur av kommununi og hetta her at at tá ið tú vilt nakað so so strembar mann øgiligt eftir at fáa gjørt tað í tey fýra árini og so víðari men tað er øgiliga viðkomandi og rætt at leggja eina langtíðar ætlan soleiðs ar mann allíkavæl arbeiðir fíggjarliga forsvarligt tað má eg siga tað vísti torgeráð og tað taki fullkomiliga undir við takk fyrier frá heðin cachariasen eg tað hevur onkur annar ført fram eisini her eg hoyrdi tað eisini einari sending í breddandi
at at er hvussu er tað við búskapinum í løtuni er hann uppi yvirupphitaður og vit sannu ikki eru tað nú nær er hann tað so altso hvat hvat er markið fyri at búskapurin er óóforsvarlig upphitaður og mann snakkar um at fáa ferð á samfelagi alt gott um at hava ferð men viðhvørt kann ferðin gera so nógv at mann kollsiglur ella mann fer útav og tað haldi vit skulu royna alt at gera alt fyri at fyribyrgja og eg haldi sjálvur at vit áttu at líkasum ikki at smekka bremsurnar í absolut ikki men at tálma virksemið og samansjóða tað samstarvið ímillum kommunur og landið í nógv størri mun enn hvatn hvat hevur gjørt og tað sum eg havi sagt í dag tykist bara at tryggja til sitandi samgongu hetta er nakað sum vit hava upplivað í fleiri fleiri ár takk fyri tá er tað stefan kleinfólsen gjørt væl
ja frú forkvina teir
nært við nógv evni í sínari røðu millum annað avlingina og og tað avleiðing sum hon hevur fyri okkara umhvørvi og avlingin er jú okkara størsta útflutningsvinna tá ið prísurin er høgur av laksinum kappast við fiskvinna og tí ótrúliga stóran týdning fyri okkara land okkara borgarar og ikki minst okra landskassa og samstundis er hetta ein ein vinna sum mettar túsundalsmunnar kring allan heimin og og fólkataliðið veksandi so so tann marknarin veksir eisini men avleiðingin er so millum annað dálkingin har sum tordi niklasi nært við hvat hvat hugsar hann skulu vit her eftir hvørja hvat skulu vit sum politikarar seta í verk á tí økinum og síggja eisini at at lús hevur verið ein annar stórur trupulleiki har hava summi viljaði takk tordi
ger so væl ja eg verði
svar sildur til steffan klaðin poulsen hvat ið skal gerast eg eri ikki serkønur á økinum men tí fegnist eg um at mann e samgonguskjalinum hóast alt hevur ein setning sum sigur at hetta ansast máu eftir umhvørvinum og loysnir eiga áhaldindi verða funnar fyri at avmarka dálkingin prísurin kann í sírsta enda gerast óhøgur men vónandi verður tað ikki so takk fyri takk fyri vit takka fyri hetta umfarið og fara víðari til næsta røðara sum er bjarni kárasun petersen ger so væl takk fyri fráforstina vit viðgera fíggjarlógina fyri fyri tjúgu tveyogtjúgu og hon er merkt av tí sannroynd sum hevur verið tað sannroynd at mann seinastu tíggju árini hevur upplivað ein at kalla óhoyrdan búskaparvøkstur tað kemur sjálvandi av umstøðunum og vøkstrunum í av
alivinnuna tað kemur orsaka
av umstøðunum í fiskivinnuna tað kemur orsakað av rentuna oljuna tað kemur av einum produktivum produktivar føroyingar men eg haldi at mann kann siga at føroyar er hevur seinas tíggju árini tað er farið frá at vera sera óáhugavert kiksa ókul til at vera áhugavert og eitt vit kunnu væl og tað ber til samfelag tað kom rættiliga óvæntað í
á grækarismessu í tjúgu tjúgu at covid nítjan tók um seg í føroyum og fer so vit um allan heim men eg haldi mann kann róliga siga
siga at búskapurin er komin væl og virðiliga fyri seg eftir umstøðunum og tað kendist partvís orsakað av ta stýringina sum hendan samgongan hevur havt og hon hevu gjørt nógv ting røtt hóast nógv kundi í mínum hugaheimi verið gjørt øðrvísi men altíð alt eru vit komin rættiliga væl burtur frá tí heila meni tað noyddist ikki at verið so tað kundi gott verið at vit fingu eitt arbeiðsloysi upp á tíggju prosent í fleiri ár tað kundi verið at fólk enn vóru heima í dag tað kundi verið at vit enn ikki kundu útflutta okkara vørur til útheimin hvat hevði mann gjørt so nú bað mann so um eina lániheimild til eg haldi tað var hálv onnur milliard sum ai tíbetur ikki var var tvingará at brúka men tað er nettupp eg haldi hetta korona farsóttin er besta dømi um hví tað er týdningarmikið at meðan vit eru í so góðum tíðum sum vit eru í í dag at vit megna at hava eitt avlop á fíggjarlógini til tá ið tað vendir tá ið kom við nítjan kom so átti tað egentiliga at vent kúvet hundrað og fýrs gradir og búskapurin kundi líkasom gott farið púrasta á knoranum tað bleiv tað so ikki men tað kundi tað og tá er tað týdningarmikið at mann er væl bjálvaður hendan samgongan hevur nú við hesari fíggjarlógini megnað at víst eitt yvirskot á fýraogtrýss milliónir krónur tað haldi eg er ómetaliga lítið eftir umstøðunum at vit eru í einum so ógvusligum hákonjukturi at mann ikki klárar at koma við einum hægri yvirskoti enn tað búskaparráðið var úti og segði at mann mann átti eftir røttum í øllum førum at havt eitt yvirskot á hundrað og hálvtrýss milliónir krónur og hetta eru ikki so nógv kann mann siga og eg haldi heldur ikki at hesar fýraogtrýss milliónir krónurnar er eitt úttrygk fyri at samgongan hevur verið sína uppgávu vaksin og raðfest við at taka inn fyri at fíggja tað sum mann vil býta út tað haldi eg ikki hetta yvirskotið er úttrúgt fyri nú er tað so eisini tað at veghaldið fyri eysturoyartunnlinum kemur afturat fíggjarlógina eg veit ikki hvussu tað fer at ávirka úrslitið øh og vit fara jú sjálvandi at síggja tá ið samanum kemur tá ið fíggjarlógin endaliga verður verður samtykt um vit klára at halda okkum á hetta her yvirskotið á fýraogtrýss milliónum krónum eg loyvi mær at ivast tá ið tað er sagt so eru tað nakrar góðar raðfestingar í hesari fíggjarlógini sum eg eri fegin um tað er kanska serliga tað sum mann hevur gjørt á útbúgvingarøkinum mann eg tekur til dømis eitt nýtt hold á ktverkfrøði barkcslógarktverkfrøði og sjúkrarøktarfrøðingar h og mann fær í fer mann fær í holt við at stovna eina mastaraútbúgving innan kt tað er ordiliga gott men eg vil samstundis siga at tað er lítið visjonert eg sá fyri mær at mann sá virði í at hava eitt eitt væl ment og væl fíggjað fróðskaparsetur har mann savnaði allar deildirnar hjá fróðskaparsetrinum saman mann hevði eitt stórt kampusøki mann bjóðaði meira viðkomandi útbúgvingar tað kostað pengar men tað er sanniliga ein íløga ið haldi at hendan samgonga og undanfarna samgonga gjørdi alt for lítið við at uppraðfesta uppraðfesta okkara hægri útbúgvingar stovnar tað vóni eg at mann í nærmastu framtíði fer at síggja fer at skifta annars haldi at hendan fíggjarlógin er sum sagt lítið virsjun er eg kom á tanka um at kom í tanka um at við sæg hendan fíggjarlógin var í kryddarí so var tað í posa av mjøl hetta er ræðuliga lítið spennandi havi hug at siga eg haldi g ikki mann husar upp á langt sigt men hugsar ikki um haldføri tað e eitt sindur sum við við klimaklimaspurninginum mann diskuterar um hvat avleingar hetta fær um hálvtrýss ár um hundrað ár og vit vita at vit fara at hava avbjóðingar við vælferðarsektorunum á eldraøkinum pedagogar námsfrøðingarheilsuhjálpara vit vita alt hetta her men tað sær ikki út til at tað er ein politiskur vilju fyri at fremja tær neyðugu nýskipanirnar og at seta ta neyðug a peningin av til at lofta hesum trupulleikanum og syrgja fyri t okkara vælferðsamfelag í framtíðini verður haldført øtí soleiðis eiga vit at tosa um politikk vit eiga at tosa um framtíðarættarlig framtíðar arbeiðsmarknað og framtíðarvinnu eg haldi at vit mugu hava ein meira støðugan búskap tað verður víst á í í uppskotunum at útreiðslurnar tær vaksa støðugt og vit vita øgiliga væl hví men at inntøkurnar sveiggja ógvusliga og tí haldi eg at tað er øgiliga týdningarmikið at politiska skipanin ger tað ger rammurnar soleiðis at vit kunnu fáa fleiri bein at standa á altso divertifisering ella fjøltáttan av búskapinum og vinnuni vit kunnu verða førandi á orkuøkinum tað kostar milliardir av krónum at skifta yvir til grøna orku og har mugu vit raðfesta og fáa onkra breiða politiska semju um hvar tann rokningin skal sendast tí hon skal onkurstaðni men tað er sjálvandi eisini ein íløga tað er minni innflutningur av olju kanska eini fimm seks hundrað milliónir krónur í oljuinnflutningi tað er sjálvforsýnandi og ikki minst at vit gera okkara part í mun til veðurlagsbroytingarnar til frama fyri komandi ættarliði men er tað nú alt grøni politikkur sum verður gjørdur nú spurdi magnus rasmussen um hetta her við hybridbilar mann velur at brúka skatta gjaldarans pening upp á fíggja nei hetta er púra hetta er rætt í lagi mann brúka skattagjaldaranspening upp á ati fíggja og geva insetament til at keypa nøkur akfør sum ikki fara at innganga í framtíðarorkukervunum og tað haldi ómetaliga keðiligt tí at tað veit hendan samgongan av tá veit landsstýrismaðurin v men man ger tað allíkavæl so kann mann gita og illgita um hví so man vera eg havi í øllum førum mínari teoriur øh visti tú hyggur eftir orkuskiftunum eg prøvaði at rokna upp á tað samliga bilpartin tey seinastu trettan árini í vaksin við tvey komma seks seks prosent ár um ár ímeðan vøksturin á elbilnum frá tvey túsund og átta til í dag eru seks ogfjøruti prosent ár um ár so vit vita hvør gongdin er annars vinnumøguleikar hví gera vit ikki størri íløgur í kt og talgilding eg veit at mann ger nógv við talgildu føroyar og at nú roynir mann so at útbúgva fleiri ktverksfrøðingar men vit vita at tað verður framtíðar vinnugeirin sum mann fer at kunna lívbjargað sær við og eg haldi at vit eiga at gera meira fyri tí millum annað tí at mann skal útvikla vælferðarskipanir sum kunnu leysgeva arbeiðsmegin til at fara aðrastaðni og so framvegis ferðavinnan eg veit ikki ordiliga um hann trúði ordiliga upp á at ferðavinnan fór at taka tykufásið tá mann fíggjaði við seg fara o eilendsir á sinni og tað spolaði avstað eg kann síggja fyri mær at tað sama burdi verið galdandi visti mann gjørdi somu íløgur í ktvinnuna filmsvinnu vit hava sæð ítøkilig dømir um føroyska framleiðslu og útlendska framleiðslu sum verður til veruleika tí at politiska skipanin velur at geva innsetamentir til tað hví brúkar vit ikki meira orku upp á innovatión og gransking vit vita eisini at tað er framtíðar ídnaður at brúka pengar upp á innovatión og so haldi eg eisini at mann ikki skal sleppa hesun her oljudreyminum frá hálvfemsunum fór tíðliga oljuoljueftirspurningurin hann verður verandi í langa tíð afturat prísurin ger tað óaftraktivt beint nú fyri føroyingar ati at fáa íleggjarar hendan vegin men tað kann saktans skifta og vit hava nógva føra arbeiðsmegi til at fara inn har skipping og maritmaritimur tænastudepil tað er óendaligar møguleikar tí tá ið skipaferðslan fer norður umnorpasasjuna tvørtur um russland har eru vit mitt í brennideplinum og kunnu gagnnýta møguleikarnar har fiskivinna kann fara frá eina tratitionella vinnu har tað handlar um volumen til at fara at framleiða hágóðsku tilfar til millum annað mildisinalídnaðin sum gevur fleiri falda aftur í prísi enn hvat hvat mjøl og annað gevur øh alivinnan nú havi eg sæð heina framløgu um hvussu hvørjar vakstrar ætlanirnar eru hjá millum annað bakkafrost og tað er eisini nakað sum mann má hava í mentu og so haldi eg eisini at í tí stóra heila tað vit hava hendan her sera ekspansiva fíggjarpolitikkin ger at bústaðarmarknaðurin hann er óhaldførur í og við at tað blívur fordýrt at byggja vit eiga at halda aftur fyri at loysa tann trupulleikan eisini ogvlíkaóóv fáa tíggju sekund so haldi eg at mann eigur eisini í sær sjálvum at hava eitt yvirskot hanga út ag um tað gongur væl illa illa tí vit mugu minnast til at vit skulu hava pengar tøkir tiyl at niðurskera ríkisveitingina og til at fíggja tær yvirtøkur sum vit sjálvandi fara at fremja í framtíðini takk fyri takk fyri ein viðmerking frá ruttvang ger sovæl takk fyri ja nú eftirlýsti bjarni kárasom peterssen politiskar visjónir samtíðis hevur tað verið sagt fleiri ferðirnar í dag ati fíggjarlógarviðgerðini verður nokk so tom spurningurin er um ikki eisini tað tey tað hongur saman altso her er fyri fyrstu ferð í nógv nógv ár kanska fyrstu ferð í søguni hava fingið eina fíggjarlóg niðan í tingi uttan nøkur fylgjandi viðfylgjandi lógaruppskot altso í veruleikanum flytur mann pengar millum nøkrar kontoðir og faktiskt kundi mann gott latið eit embatisverk visti ikki var tað at fíggjarlógin skal samtykkjast í tinginum og tað kann gera meg eitt sindur bangnan fyri restina av valskeiðnum at tað fer ikki at henda tað stóra tað virkar eitt sindur sum um aa g anndøgur og vit hava kjempuavbjóðingar sum mugu loysast millum annað grøna orkuskiftið gongd í haga hvat heldur røðarin um
takk bjarni kárasum petersen ger so væl
takk fyri frú forkvina og takk til ruttvang fyri fyrispurningin ella spurningin eg haldi tað er nemliga nokk so torført at vera so at siga ósamdur um kósina í hesa fíggjarlógina nettuppt tí at her er eingin kós altso tað er sum at boksa við einum spøkilsi tú veit ikki ordiliga hvat mann vil tí blívur tað øgiliga ringt at koma við einum einum seriøsum aftursvari til hettar tí at tað er so óambitijøst vissi mann nú vísti heilt greitt hvør leiðin var við fíggjarlógini so kunni mann sagt at mann tók undir við tí ella var ósamdur ella var samdur við nøkrum ósamdur við nøkrum men tað at mann líkasum bara siglir spakuliga ímillum kerini og har hendir einki hvørki hendan veg ella handan veg tað haldi eg er øgiliga lítið stimbrandi og gevur ikki íblástur til til nakað sum helst eg haldi mann hugsar um at hóvra undan fyri hetta heystið og veturin og inntilmans so kemur við eina fíggjarlóg aftur næsta ár takk fyri yri steffan klein poulsen ger suvæmín viðmerking fer til elbilarnir
sum og hybridbilarnir sum bjarni karrasund petersen nært við
tað var eitt øgiligt orðaskifti her um hesar vælsignaðu hybridbilarnir og andstøðan helt ikki tað var rætt at gera tín stuðul tí at teir dálka nokk líka sum aðrir bilar tað var øll frá umstandurin og eg havi míni ivamál tá teir keyptu elbilarnir dálka tú nú teir veruliga so ræðiliga nógv minni enn aðrir bilar og tað tað er eisini ein ein ein longri diskussión men elbilarnir eru í stórari útvikling og tí hava hug at spyrja røðarin um hann sum ein liberalur politikari heldur er høvuð rætt at stuðla nøkrum ávísum bilarslagið yvirhøvur skuldu vit ikki lata í marknarkreftirnar rotta tær kemuligt her og so finn mann tað hvør er bestur bilur á marknaðinum takk frá fólkum tá bjarni koyrasen petersen ger so væl takk fyri frá fólkum eg haldi at fyri ein bil keypara er tað eitt sindur undraður á hvør orka er til framdrift tað hevur nakað
ha við ta almenna infrastrukturina gera
øh ein bilkeyparasamsýnvís hugsar um prís komfort og prestatión og har um tað er ein elbilur ella i plogg inn hebridbilur ella hebridbilur ella brindbilur ella nakað annað á dysael lel bensin tað er í prinsippinum undirorðna fyri ein bilkeypara vit vilja gjarna hava at keyparin ella brúkarin skiftir yvir til grøna orkuloysnir tí vit vilja hava tað nationala útlátið at minka har er tað spurningurin um at gera tað fíggjarliga aftraktivt hjá forbrúkaranum at gera tað og tað kann mann millum annað at gera við skattainsetamenti mann hevur líka síðan tvey túsund og átta gjørt emvigfrítøku fyri elbilar taevur mann longt til tvey túsund og trýogtjúgu tað at mann velur at koyra hybridbilar inn í ta skipanina tað skilji eg slett ikki tí hybridbilur er slation elbilur hann koyrir iki upá streym hann hevur eitt battarí í sum stuðlar upp undir ta bensinella disilorkuna sum mann brúkar so fyri mær at síggja er tað púra holið høvdið at mann ger tað takk fyri harra formað

jatakk so er tað annika olsen fær enina viðmerking ja takk fyri og takk fyri eina fjølbroytta røðu sum eg fóru rættiligani víða men eg hófti meg við eitt øki sum eisini liggur mer á hjartað tað er fróðskaparsetrið at okur veruligani fáa sett í gongd á at fáa eitt nýtt kampuss og at okur fáa okkara fróðskaparsetrur altjóða góðkent tí har ið lykilin hugsi eg liggur til framburð fyri føroyar ati føroyskur ungdómur velur at nema sær útbúgving her á klettunum heldur enn at fara út um landoddarnar ikki tí tað er eisini til íblástur og kær komið hjá teimum at gera tað men at mann hevur tann møguleikan og eisini tað at mann mann hevur eina kveikingarlund her er í føroyum tað er lykilin til framburð tað eri slett ikki iva í so tað er gleðiligt at bjarni kárason neemur við tað takk fyri harra formaður og annika olsen hevur púra rætt í at eg haldi eisini at tað er øgiliga grundleggjandi fyri um ungdómurin í føroyum velur á
støðast her og at tað ikki verður ov stór fráflyting
har við eg ikki sagt at tað er sunt at fara av landinum inni millum men eg kann gott minnast sjálvur tá ið eg var liðugur á miðnámi tá stóð teg ímillum at fara til keypmannahavnar ella onkrar aðrastaðni ella ver í føroyum og tá minnist eg at eg helt tað var tað virkaði øgiliga óintersant tí tað var ikki nakrar lestrar milliø í føroyum tað var ikki at savna økið og tú livdi ikki ta lestrarlívið sum nógvir útisetar føroyskur útsettar gera aðrastaðni og tað haldi at vit eisini skulu kunna bjóða hitt er tað at mann eisini vil gjarna fáa føroyskar útbúgvingar hava ein ávísan kridikt altso tað vil siga at mann fær góðkent hendan her ella skriva undir ena bollonjuavtaluni tað haldi eg stóran týdning tað veit eg eisini t anikaosen hevur arbeitt við øh og tí er tað bara øgiliga óheppið at mann sær at tað verður so lítið raðfest takk fyrija so er tað akseljóhannes
sen sum fær orð gerso væl
ja takk fyriharra formaður politikkur er í stóran mun hugsjónir og har hava vit ein fólkaragi ymiskar hugsjónir vit taka okkum í javnaðarflokkinum og kanska tey sum hoyra til eitt sindur til vinstru av miðjuni á føroyskum politikki so so so inniber tað at vit skulu hava eitt vælfarðarsamfelag tað inniber at vit skuldu hava rímiliga høgar útreiðslur høgar útreiðslur soleiðis at vit kunnu hava eitt heilsuverk fyri øll eitt ókeypis heilsuverk til øll sum e koldi um skattin il at hava tað almannaverk sum loftar ølum teimum sum annaðhvørt er føllfyri sjúku ella vera raktarsjúku ella detta nir ímillum á á annan hátt at vit hava á arbeiðsloysskipanina soleiðis at tey sum væra arbeiðsloysi kunnu fáa arbeiðsloysi stuðul at vit hava samhaldsfasta og fólkapensjóna soleiðis at tey kunn tey sum gerast gomul kunnu fáa hava t virðiligt lív og vit hava lestrarstuðul so øll kunnu taka eina útbúgving og so framvegis men hetta inniber eisini at tá mann hevur rímiliga høgar útreiðslur so eigur mann at taka a rímiliga huga
har inntøkur fyri at fíggja hetta og tað halda vit í javnaðarflokkum at skal gera harvið ikki sagt at mann skal taka meira
frá tí vanliga fólkinum meira vanliga arbeiðanda fólkinum tvørturímóti tá tað vil sulu geva lættari til tey lagsløntu men mann kundi gott tikið munandi meira og tað halda vit í javnaðarflokkinum frá uppisjóvarvinnuni og aluvinnuni til at fíggja okkara samfelag og tryggja at vit hava javnt samfelag á hinari síðuni hevurmann tey sum hoyra til vøgra høgraveingin sum halda tað at tað almenna skal fylla eitt sindur minni og so skal mann eisini taka eitt sindur minni inn frá borgarunum tí at pengarnir liggja best í lummanum hjá se einstaka heldur enn í landskassanum tað eri so ósamdur í í í nógvum førum tí at tá verður t ikki frælsið fyri øll um at eva skipanina sum tryggja vit øll hava ræt til útbúgving sjúkraviðgerð pensjónur og so framvegis men tað renir ærligt søk tað er ærligt at vera ósamdur meni tað sum ikki er ærligt tað er um mann heldur at mann kann minka inntøkurnar hjá landskassanum taka minni inn og samstundis sum útreiðslurnar spola avstað øh vskuvit hyggja eftir hesi fíggjarlógini og fíggjarpolitikkinum higartil vælskeiðin herpeint so kann mann staðfesta at mann hevur lækkað inntøkurnar mann hevur sagt at upboðssølan skuldi strikast tí tekur mann nakað minni í inn í tilfeingisgjaldið mann hevur givið skattalætta til lærningar mann givin skattalættan til fólkapensjnistar og tað er so tað sum tað er men hman iki ikki akrar aðrar inntøku staðin fyri og mann hevur heldur ikki spart á útreiðslu sín hyggja vit eftir útreiðslu síuni so verður sagt ati at landstýrsmann fíggjarmálnum tað verðr endurtikið á fleiri av samgonguumboðnum at útreiðsluvøksturin rakstrarvøksturin í komandi mar eru hundrað og átta milliónir ella tað sum svarar til eitt komma átta prosent h eg veit kart tey tølini koma frá men tað er á samanlíknar perur við bananir tí hyggur mann í her síðu trýogtjúgu herpeint so sær mann tað hvat útreiðslurnar vóru í fíggjarlógini fyri tvey úsund raksturin fyri tvey túsund og einogtjúgu og tað var fimm milliardir fimm hundra g álvfjerðs milliónir og fyri næsta ár verðr han mettur til at vera fimm milliardir átta hundrað og áttaogfjøruti milliónir tað eru ikki hundrað og átta milliónir ta tvey hundrað og áttaoghálvfjerðs milliónir á munum og ikki ett koma átta prosent men góð fimmfimm prosent útreiðsluvøksturi og hyggu mann sær eftir rakstrinum fyri landsskassanum stendur orsøksskápir iltveytúsn o nítjan og kataður sær verur verðið í næsta ár so ena átta hundrað og áttaoghálvfjerðs milliónir hægri tað er ein samstundis mann sigur vit skulu skerja inntøkurnar sum skulu útreiðlurnar vaksa við metstórari ferð tað er ikki hugsjón og tð er ikki ærligt tað ert ndur tað og tá man eit sindur óærliga í hesum førinum so er vandin fyri at sum tordu nikkasen faktistvr inni á sína røðu at mann kemur at kollsigla fyrr ella seinni tí vit kenna e hugtøkini sjey feitar og sjey rakar ug mann ikki hevur rímiliga stór yvirskot tá búskapurin koyrir upp á fulla ferð so kemur mann at fáa alvorligar trupulleikar tá i vit komu inn ein lakonjotur og tað koma vit fyrri tag seinni tað vita vit øh landsstýrismaðurin á økinum jørgun nicklasen hevði orðið í gjár og eg var samdur við ein partur av tí sum hann segði og tað sum eg samdur við hon í tað var at hann tosaði um kreppuna í hálvfemsunum at mann høgti bremsturnar alt for nógv í g tað gjørdi kreppuna verri og tað hevr jørgun niklasen rætt í og hann segði eisini at ta kreppan kom fíggjakreppan í tvey sum rakti allar heimsbúskapin g eisini føroyska búskapin og so fór eik av knóranum í tvey túsnd g tíggju og fiskavirkin varð knørran ítveytúsn o tíggju sá høgdi mann heldiki bremsurnar í tán høgduvar ikki premstar íð sum eg gjøri hjáhálvfemsunum og man hevði stór undirskot millu annað sóti eg jørgun niklasen landsstýrið saman tá og tað var fínasta lagi mannhevði undirskot í tvey túsud og níggju tíggju ellivu tólv og kanska trettan eisini tað var neyðugt mann mann mátti taða ís í búkin tí mshøgdu bremsurnar í so varð kreppan gjørdi mnn kreppurnar enn

eisini tá skal landstórðar á rós firi at nú tá korona kom at mann sjókdi bremsturnar í tað valdi landsbankin frá tat valdi búskapar frá og tað lurtaði landstírið eftir táð skal rós firði men tá mann tosar nú tá vt ger fíggjarlóginfrá tvey tsuno tveyogtjúgu sum um mann tosar um eina kreppufíggjarlóg so er mann nokk so langt í sínnáravaldi tí isumvit hyggja eftir búskapinum í løtuni so er sum mala samfalasjónin fullari ferð fiskaprísirnir laksarprísin r komin upp aftur á ta støði kanska hægri enn teir vóru áðrenn korona og í heimiliga búskapinum so er tað soleiðis at at vit hava ikkiba ein heitan búskap eg haldi at vit hava ein yvirupphitaðan búskap eg síggi onkur matstova í lukka tá it tey fáa ikk starvsfólk eg hoyri um onkrar barnagarð sum ikki hevur opið í fjøruti tímar um vikuna tð t ikkip p á starvsfólk eg at hoyri mokkurt lýniskip sum liggur ft iki prá starvsfólk arktikomn var í miðlunum í seinastu viku sambandvð tunlarnum morðars fjall at teirhórdu avbjóðinar at fina starvsfólk og an hoyrirdi allar byggivinnu ferðavinnui s framvegis tá við at finnast starvsfólk so er búskapurin yvir upphitaður og vastú ann ikki hevur stór stór yvirskot búskapurin so heitur so er vandi fyri ati ati at mann einki standa ímóti við tá ið tað so búskapurin kanska kemur inn í lakonjektur sumhann kemur fyrr ella seinni tí haldi eg ati at tað er ein vandakós at skerja inntøkurnar samstundis ð útreistunar veksla í fulltrin ynski mær skerja inntøkurnar htað eri ósamdur í hvussu tá að kemur til at breiðastu herðarnar og tað kemur til alivinnuna uppsjóvrvinnuna fá ir man heldur at hækka inntøkurnar men so má man eisini skerja útreiðslurnar ella hongur tað ikki saman øh tá tað kemur til nøkur onnur ting sumhvi verið frammi heðin cachariasen var frammi á dir undir sínar ramsøgurøðu har eg partvíst samdur við hevði sagarias me men ikki heilt eg nevndi í gjár onkur annar nevnda eisini tá mann fær eingangsinntøkur so eig a taðikki fari in á fíggjarlógn eintfarin í búskapargrunn til dømis í hesum førinum er tað so at bant nordik sum landskassin landið o eigur ein riðing í hevur selt seg virksemi í danmark og landið fær fær syrka tve undað hlvtrýss milliónir í vinnusbýti yvir trý ár eyka so er tað ein eingangsinntøka so vit kunnu ikki selja vit kunnu ikki selja virksemið í danmark hjá bank norðidiku leiri ferð vit kund tað

tá bank nordeu seldu sítt virksemi í íslandi tað fekk landskassan hundrað milliónir afturfyri tað men tað fór í búskapargrunn til tað va eingast inntøka herinseacariasen vildse vera við at tilfeingiskjøld vóru líknandi tað er ikki samdur vð heðnsariasen í tí tilfeiniskjøld er komin fyri at vera tað seði mann fær tilfeiniskjøld av hvørjum ári men eg samdurvið jenisagarias enra tí at tilfeiniskjøldini kundu svinga rættiliga nógv tí vit vita tá ið nógvir ella góðir fiskiskapir og høgir prísir so kunnu tilfeinisgjøldini vera høg men tað kann ganga niður á bakka við prísum og nøgdum so kunnu tilfeingis gera lá tí hevur tað týdning at mann tá tú gongur væl nógvar nógvar inntøkur tilfeingisgjaldir partafólskalærar at man ikki brúkar allar pengarnar men setir pengar til síðus til verji í tíð og tað e taðsum eg sakni í hesum her uppskotnum herpeint tað evur eisiniverið frammi eg haldi serliga johandal róð inn undir hefti her við eldraøkinum hann iki akkurát hvørji orði hann brúkti man heltu hvussur at tað var ein skeiv avgerð at leggja eldraøki út til kommunurnar tað er ikki samdur við johandal í eg haldi faktiskt at kommunurnar megna tað rímiliga væl og tað liggur kanska nærri o borgararnar og hjá kommununum men tað sum er avbjóðingin og tað eri samdur johandal í tað er at fíggingarloysturin var ikki har sigur mann í staðin fyri har valdi mann siga at kommunurnar fáa nakrar endurgoldið fyri mistar inntøkur av faithis og sjómannafrátrátti og so framvegis sum einki hevði eldraøki at gera tað hevur gjørt at nakrar kommunur hava ein vinning av eldraøkinum men aðrar kommunur hava stórt undirskot av av av eldraøkinum sum so aftur hevur tað við sær sum johandal var inni á at vit fáa nakrar kommunur ta kemur vi eldraøki sum eru amasn siga aborgarar bborgarar kanska cæborgarar har átti mann at endurskoðað fíggingarloysnin soleiðis at pengar fylgja talið av eldru borgarar soleiðis at at tey sum hava nógvar eldri eldri borgarar fáa mest og tey sum hava fáar eldri borgarar fáa minst soleiðis at mann játtar pengar til endamál at fíggja eitt væl virkandi eldra hoin eldra røkt sum er væl virkandi um alt landið

ja so er tað viðmerkingar jóhannes joensen fyrst gersuvæl ja takk fyri hara formaður ja púra samdur við tí sum aksevel johannesen førur fram hetta er eit royni at føra e ein skynsaman fíggjarpolitikk í góðum tíðum at mann setir pengar av til verri tíðir men eg hugsi t táið mann raðfestir útreiðslurnar eg legð merki til í í uppskotinum hjá landsstýrinu har er einki sertav til menningarhjálp meira enn mann hevur sett frammanundan samgongan seti frammanundan eg eg ælli bara spyrja akseluvi johannesen hvussu vit eru stødd í mun til grannalondin hjá okkum tá tað kemur til menningarhjálp takk

johanesenja tað tað var nettupp át kjak eg minnist eg haldi at tað varð kvøldið fyri valið í vey tús on fimtan formans hjak í sjónvarpi føroya har tað evnið var uppi eg hali tð a í sambandi við við við ta syndarligu støðuna sum var í súri jakatá vóg nógv fóttafólk framvegis tá vóru allir formennir samdir um at vit ótu hækka eftir munandi tí vit liggja angt angt langt undir okkara grannalondum rættiliga langt undir hussunógv vit lata í neyðug venningarhjálp kann vera ella tað veit eg at privatur føroyingar vinnufyritøkur eru røsk at veita
stuðlað tát kemur til tað men landið hevur ikki verið
som røstligt tað og tí fór mann so undir aftan á ta valið at hækka játtaninar miðvíst eg haldi málið var opku oppa tíggju milliónir út trimum up á tíggju men konst upp á níggju komma tvær og nú er taðfariniðr án níggju milliónir tað verður nokk so gott um politiska skipanin var samd um at vit so líðandi hækkaði ta játtanina soleiðis at vit eisini kunnu hjálpa teimum sum eru mkoma allar allarringasta fyri í í heiminum eg veit tað væl at at tað nógva loysa í føroyum men men her tosa vit kanska um børn sum ikki sum ikki fáa mat í munnin sog kanska doyggið og hungri ella í rakta kríggið og so framvegis ta eiga vit eftir førimunini at hjálpa betri til
takk fyri
ollareynatúgvu maðurn ein góð røða hjá akselv johannesen til spurningin um hesi tølini altso útreiðsluvøkstrini eg haldi hetta er nokk so tað er nokk so villleiðandi og og óheppið fyri ta samlaðu politisku skipanina at vit ikki tosa um tey somu tølini ella at vit ikki síggja tølini up á sama máta tívist mann snakkar um útreiðsluvøkstur upp á eitt komma átta prosent ella eitt komma níggju prosent sum sum landstýrismaður í fíggjarmálium boðar frá almenn og reellu útreiðsluvøksturin er e eru fimm ella seks prosent altsu tað tað er tað er øgiliga býtt at vit ikki kunna hvussu fáa fakto upp á pláss ið fáa tersónatøl tí tí tað er einki ivas í at taðforvirra signalið til til tey sum royna at fylgja við í politikki um um um støðan nú er hendandi lil handan og eg haldi at so má eisini siga tað at undanfarna samgonga fekk øgiliga nógvar atfinningar eg minnist at plagdur at snakka tað hfossai úr úr úr landskassanum øgiliga niðrandi viðgjørt og tað var hóast alt ein ein útreiðsluvøksturi sum eru væl minnis enn tann sum henda her samgongan hevur hevur megnað tey síðstu tvey árnse
eg veit iki man skal rósa landsstýrismannarn fyri tað men men landsstýrismaðurin
trúdjar mann dugir væl at mála eina mynd sum sær øllar gott út tey vóru listamálarar so síðani hvussu selt myndirnar fyri nógvar høgum høgum prís og tað sum hann ger í hesi førinum eg síggi væl hvat hann ger hann tekur hvussu nógv hvat er dagsins enda á endanávarnum at altan hann hevur verið játtað eina rúgvu av eykajáttanum og at hann hevur tikið allar teir útreiðsøk sum vit eru við í ár sum eingangst útreiðsøk til koronu og ikki við í næstar so roknar fram harður fram og tað gevur eina skeiva mynd tá rætta myndin sum hyggja útreiðsøgnum við tú sum hyggja at ok hvat var játt í ár og hvat verður so játt í næstar so sær mann at tað er ein vøkstur upp á fimm prosent ella tvey hundrað og áttaoghálvtrýss milliónir krónur og at taka mann yvir at tað er væl skeiður baka hundrað og helvt enn so er tað átta hundrað og áttaoghálvtrýss milliónir raksurin er vaksin við tú kanst hyggja í orsøk skapa tvey túsund og nítjan ogggja fíggjarlógin tí tær tjúgum so sært tú tann munin og tað er nógv tað er tað er næstan tvífalt so nógv sum undanfornaðarsamgonga hækkaði eg útreiðina við men undanfornaðarsamgonga tá ið hon brúkti nógvar pengar og gav onkrar lættar hon tókast munandi meira inn frá eitt sindur fyrsturreis alivinnuni og uppsjóravinnuni og tað var orsøk
tí mann hevði stóra yvirskot
bjart samuelsen ja takk fyri altso tað sum eg haldi má vera eitt næstan heila prinsipp tað er at tá ið manngevur at so velur nakrar raðfestingar sum mát ar fíggjast undanfarna samgonga hon gav ein skattalætta og undanfarna samgonga økti eisini nakrar veitingar og hon gjørdi nøkur átøk til dømis vinnupoliti sum kostaðu pengar settu ymiskt á stovn filmshúsið til dømis og annað men eg minnist at tað var ein ótrúliga harður kampur at fáa fígging til hesi tingini og landsstýrisfólkini vórðu noydd at raðfesta sínum øki jg ali at spyrja aksevel johannesen um hann hevur eitt boð uppá altso hetta at eingi fingilógaruppskot er nú at mann onongar játtanarlógir hevur sum sum fylgja við hesi fíggjarlógini altso hvat kann tann meira grundleggjandi orsøkin vera tí bárður nielsen sum í dag løgmaður hann tóku ikki orðið tá ið hann sat í andstøðu uttan at siga tað at tá tann samgongan førdi ein óforsvarligan fíggjarpolitikk men nú hevur pípan sanniliga fingið eitt annað ljóð hevur aksel vjóhanaksljohanesen
tað er tað er sum sagt sum eg nøgvast vætta fer fram altíð natúrligur
døgsturin í samfelagnum hann er ikki so stórur at mann kann fíggja hvat sum helst við honum langt fram so líka hyggja eftir hvat undanfyri teir samanhugar gjørdu so vildi mann siga hvat fólkarmennin skal hava meira at liva fyri so hækkaði mann útgjald samanhaldsøkan men mann fíggjaði tað við at hækka inngjald mann vildi hava at mann kundi gera ein skattalætta til láglønt og tað gav mann men mann tók meira frá alivinnu so gjørdi mann onnur ting á dagsunum og tók meira frá uppsjóðarvinnu og harumframt so legði mann hvørt ár inn og gjørdi fjarkarmar og útreiðsar skulu ikki vaksa meira enn trý prosent og sum eitt tað merkir tað at mann tók gjørdi nakrar sparingar og so nakrar raðfestingar innan fyri tey trý prosentini tað eyddaðist ikki altíð at halda tí málinum sum oftast fór tú upp á trý komma fimm ella hara leið men sum mann ikki hevur um mál so er tað eitt sindur vandamikið og tí tað sum hendir nú uttan at siga ok ok vit lakka inntøkurnar men taka ikki nak nýggjar inntøkur og lata útreiðslurnar spola avstað uttan at gera nakrar sparingar so skal tað fyrr ella seinni betala prísurin fyri tað onkur má taka tað upp tí fyrr ella seinni so er tað so stórt hall hjá landskassanum at at annaðhvørt mugu fleiri inntøkur takast ella má mann spara
og gera tað í ringu tíðum er sum jørgen mikkelsen sagt ikki snilt at høgga bremslurnar í ringu tíðum
biðum men tað erur ok kanska noyddir til um ma iki leggur pengar til síðus í góðum tíðum jaannika olsen gersuvæl ja takk fyri harra formaður ja eg eri fyrisovið samd við aksel ve johannesen í tí at tá mann ger útreiðsluvøksturin upp so má man samanbera frá fíggjarlóg til fíggjarlóg tað er tað ruddligasta og tað mest skynsama men egentiliga er hesin leisturin sum kanska nú er byrjaður hann byrjaði longu undir undanfarni samgongu har ið mann tekur allar eykajáttanirnar og so roknir mann frá síðstu eykajáttan og so til fíggjarlógaruppskotið og harvið fer man so eisini einn minni útreiðsluvøkstur enn vistmann samanberi við upprunauppskotið so eg veit ikki um mann kann siga at mann byggir á herðarnar hjá hvørjum øðrum annars so nevndi aksel hetther við vinningsbýtunum tá ið vinningsbýtið bleiv givin út seinast frá banknordegv fá sær hundrað og fýraogtúgu milliónum krónurnar og minnist meg rætt eg veit ikki um eg fari skeiv men eg minnist so hvørnfalt tað at tað er blivi brúktar í einari eykajáttan á fíggjarlógini so eg haldi ikki at tað bleiv spart upp soleiðis sum akseld johanne sen sigur men men kanska minnist eg skeivtaksel jahanesen ja tað l akurát komandi r
milliónir men líka mikið takur eg ikki skilja okkum

maðurin og vísir aksel vjohansen á
tá ið ið kreppan var tá í tvey túsund og átta og frameftir og sum eg eisini fleiri fera veru inni á fyrr og víst á at mann tá koyrdi mænn við einum undirskoti yri nemliga tað sum aksel johannesen kom inn á fyri at hava búskapin og samfelagi ver koyrandi og tað haldi eg eisini var var gott tað var eisini rætt og tað haldi eg sjálvur eisini at tað arbeiðið sum tá bleiv gjørt bar í grundini eittbragd og tí faktiskt var nok so gott at hoyra aksel v johannesen koma inn upp á tað tí at eg havi havt ein varhugan av at tað er nakað sum hann hevur brúkt ella misbrúkt kalla tað til at siga at man alla tíðina hevur koyrt við einum undirskoti sovíðari men ta ferðina var tað rætt at gera eri samdur í tí at tað sum er í dag er eingin ivi um at mann mann eigur at gera tað betri vit eru í bestu tíð so har eg eri faktisk samdur takk fyriaksel johanesen ja ja eg eg haldi at eg og heðin sariasen vit havaeisini uttanfyri tingsrøðarpalli tar t tosað mær tær onkuntíð eg eri nokk nokk so samdurøh
tað kann væl vera eg havi sagt tað og kanska eisini sínari frætur øllum
hrá jørgu nikklasen at hann hevur ongantíð havt yvirskot fyrr og han lagt seks fíggjarlógir fram men eg eri samdur í at í tvey túsund og tólv og trettan varð varð undirskotið eisini tíggju ellivu níggju alvorliga up á sít pláss tí mann hevði eina kreppu har ein heimskreppu eik var farið á knóranum og har ið fiskavirkinm farið á á knóranum visu man høgdi fremsurnar í sum gjørdi man skaðan størri enn hann annars far men so haldi eg at fjúrtan og fimtan tá varð búskapur vendur so mikið nógv orsakað av høgum aliprísum ela læksaprísum og og tifeingis og og makrelinum so framvegis at tað átti mann havt yvirskot og ikki minst nú eið man hava stóru yvirskot nú er búskapurin glóðglóðheiturtak fyri ara formaður síðani er tað bjørt samuelsen fær orðiðger so væl

ja hetta er veruð eitt drykt orðaskifti og eg haldi ati eg kundi gott hugsað mær at vit líka vendu eyguni eit lítið sindureina løtu ímóti hesum við tað grøna orkuskiftið tað hevur veri eitt sindur frammi men eg haldi ikki so nógv sum eg gott kundi hugsað mær tað sum er á fíggjarlógini tað er tað sum fleiri hava víst á at tað er ein komma átta milliónir sett av til at leita eftir hesum heita í keldunum tað er eitt uppskot sum sambandsflokkurin legði fyri faktiskt tá ið vit sótu undanfarna samgonga sat og undanfarna samgonga játtaði ati at fara skuldi undir hettar tí at tað er eingin ivi um hesar heitu keldurnar kunnu fara at vísa seg at vera ein partur avella kunna brúkast til upp
bita til dømis hús í føroyum so tað er fínt men vistu vit hyggja eftir hvat tað er sum skal til í veruleikanum fyri at røkka tí grøna orkuskiftinum so tosa vit um at vit skulu brúka nakrar milliardir til at umleggja hitaskipanar á landi
so finna vit so iðsa pengarnar tað eru vist vit bara taka havnina so tosa vit kanska ella høvuðsstaðar øki havnina við bygduumkring so tosa vit kanska um eitt stað millum tvær og tríggjar milliardir sum skulu borið fyri at fíggja umleggingina og hetta er væl at merkja vist mann meina nakað sum helst við hetta tosið um at mann ætlar at blíiva grønur áv landi tað bleiv grønir á landi í tjúgu tretivu bleiv gussur skotið fyri bilarnar út minst tíggju ár tá ið mann valdi beinleiðis at geva stuðul til hybridbilar sum jú vóru langt síðan blivnir kappingarførir í prísi teir vórðu kappingarførar í útboði og teir vóru kappingarførar í mun til at geva eina sparing til brúkaran og tí var eingi orsøk til at koyra eina lóg inn sum faktiskt gjørdi at innan fyri tvey ár so blivu teir javnsettur við elbilarnar tað gevur onga meining vit hava eitt annað mann kundi sett í gongd sum landsstýrið kundi havt gjørt longu fyrsta dagin tey komu til um tey yngsktu tað var at hildu áfram við teimum ætlanum sum vóru um atibjálva allar almennar bygningar og leggja allar almennar bygningar um til varandi orku mann kann skifta alla bilparkin hjá tí almenna út og tá nevni eg bara tveir nokk so lætt siftisiðir tað eru hvussur ikki teir tingsiftiseiirnir í gjár tosaði fær løgmaður um ati føroyar kundi vera royndarstøð fyri kt og taðer nakað sum eg haldi nógv fólk tosaðu nógv um fyri enn tjúgu árum síðani eg minnist væl tað stríðið sum var tá ið borgarliga samgongan valdi at flyta alt kttjervið hjá bankuna á landinum tá vísti ktfyritøkur í føroyum á at tað fór at verða baðkast fyri ktvinnuna sum tað nokk eisini var sjálvtum tað kanska eisini vóru nakrar grundgevingar frá tað var hvussur nógvar ggøgindar frá bankunum fyri at geva gera tað men eg haldi at hugskotið er gott og í míni fyrrirøðu í dag tá brúkti eg mestu tíðina upp á at tosa um vinnupolitikkin sum eg haldi eri nokk so fráverandihjá esær samgonguni higartil altso allur annir annar vinnupolitikkur enn fiskivinnupolitikkur og tað fardust so við sær at øgiliga nógv samgongufólk hava víst á at ta her vakstrarforrúmið hjá løgmanni og eg haldi faktiskt alt gott um at vakstrarforrum altso ummannn ikki sjálvur ordiliga hevur eitt boð upp á hvat mann ætlar sær politiskt so kann mann gott biðja nøkur fólkum sum hava forstand upp á tað so nú sita vit og bíða eftir at ein nevnd kemur við vinnupolitikkinum hjá samgonguni og tað kann mann so kanska siga at tað e kanska verðið snilt at tað var komið eitt sindur fyrr g nú fyri ein piklítlaur løgdu síðan so bleiv løgtingið boðið við til eina verkstovu í morgin umframtíðina o kst og tíverri er nógva okkum upptikin á nevndarfundum í morgin men men tað er gott at mann roynir at draga løgtingslimur inn í hetta eg haldi bara at mann kann ikki hava eitt heilt ráð sum skal arbeiða við vinnupolitikki og so ongan vinnupolitikk hava í tvey ár altso vit hava fyri fyrstu fyri søguni havt ein vinnunevnd sum hevur havt nøkur mál men tey hava havt forferdiliga lítið við vinnu og framtíðarmøguleikar innan fyri vinnuna at gera mann kann siga at tað mesta vinnupolitiska vinnunevndini hevur arbeitt við hevir faktist verið vakstrarpakkarnar og tað var sjálvandi eitt gott átak sum varð knýtt at einari kreppu altso at kom við nítjan at tað komið nivir føroyar so eg havi faktiskt ikki ordiliga hug at vera neilig men harra formaður eg má bara at siga komið nú í gongd farið íá arbeiðs sansikarnarbæði á landi á sjógvi eru so ófatiliga nógv ting sum vit kunnu gera politiskt fyri at seta gongd á tað grøna orkuskiftið vinnan ein partur av vinnuni hevur tí betri yvirhála politisku skipanina nú og seta sjálvgongd á tí tay vita tað er neyðugt fyri útflutninginum at gerast grønari men eg má veruliga bjóða samgonguni inn til samstarv nú og sigað at vit hava bíðað í tvey ár vit hopa at sleppa í gongd áðrenn samgonguskeiðið er runni takk fyri jatakk siristenberg fær eina harra formaður ja eg haldi tað er rætt sum bjørt samulsen tekur fram hetta her við at allir flokkar vilja samstarva um um at fáa gjørt nøkur góð mál og tað virkar akkurát sum at í løtuni virka tað hvørfald sum at tað eru nokk so nógv mál sum eru í ymiskum nevndum sum fara uttan um løgtingið og tað virkar eitt sindur undarligt at at mann ikki viðger til dømis vinnupolitikkin her inni um mann skal blíva við at bíða og tí haldi sum eg hoyrdi landsstýrismannin sum roknaði við at tað gera eitt ár mann fekk nakað at hoyra úr frá hesun her vakstrarforðunum og tá skal mann til viðgera tey tilmælini táver hetta samgonguskeiðið farið so okur kn ikki hava eit ein eitt heilt vælskeið ella ensamgonguperioti uttan at viðgera sonur mál tí tær parkeraði í í ymiskum nevndum alt gott um um nevndar arbeiti er eisini neyðugt at gera í nøkrum førum men tað kann ikki vera soleiðis at t tað ikki kemur eisini eitt útspæl frá landsstýrinum takk fyri

nei takk fyri eitt er at samgongan hevur landsstýrið hevur koyrt vinnupolitikkin í nevnd men hon koyrdi eisini orkupolitikkin í nevnd og har kom so eitt gott arbi
báa burturúr men eg føldi bara akkurá sum óh nei altso nú er tað
afturferð ta kemur eitt álit um orkupolitikk men tað var eitt gott arbeiði og har mann hevði so gjørt eit langa lista v lógaruppskot mann kundi leggja fyri løgtingið og vit høvdu tveir fundir tað skal helgi abramsen eiga til rósa han bjóðaði okkum inn til tveir fundir og so søgdu vit púra greitt tjóðveldi er til reiðari samstarv um øll lógaruppskotini fortel okkum hvørji av hesum lógaruppskotum samgongan er til reiðar at fremja og nú er altso gingin rættiliga lang tíð og nú kemur fíggjarlógin og har er ikki eitt tað einasta tað er eitt orkuuppskot lagt fyri tingi síðan hendan samgongan kom til og tað var at javnseta hobridbilar við elbilar soleiðis at mann flutti tað at skifta til elbilar sjey ta tíggju ár út í tíðina tí mann bað fólk fara út og heldur keyp sæ eina høobridbil tað er ikki nógv gott harra formaður eg kedda hav at vera so kritiskt tí eg ynski bara innansa hjartað nakað hendir her og skalt rósa øllum landsstýrisfólkum sum virkuliga gera nakað á sum økinum

so færsja takk fyri harra formaður ja nú skal eg heldiski oyðileggja tann góða stevningin nú er fólk við at fara til hús og fíggjarlógarviðgerðin er við at enda men tað er kanska í mun til tað kjakið sum hevur verið um grønan orkupolitikk nú var undanfarni røðari inn á tí at einki verður gjørt og at tað verður súlta og tað verður lagt til síðus í eina skuffu og so víðari altso soleiðis hugsaði eg eisini at tann grøni politikkurin var í nógv ár her er faktiskt einki hent tey síðstu nógvu árini haldu eingin samgongan sum hevur sitið heldur ikki at undanfarna undanfarna samgonga sum sat tá kann breggja sær av so ræðuliga nógvum tú verður fýlst á orkupolitikkinum ella veðurlagspolitikkin frá tvey túsund og níggju at hann at tað bara a bar eitt uppskot til samtyktar eg havi hug at siga tað at tað er einki galið við politikkinum tað er galið við fólkinum sum ikki útføra tann
-partikkjum sum er samtykt av hesum høga løgtingi eitt løgting í tvey túsund og níggju tók undir við at
at skerja útlátið við tjúgu prosentum í tvey túsund og tjúgu í mun til útlapstøðuna tvey túsund og fimm ikki fórða nøkrum landsstýrisfólki ggjøgnum nøkrum løgtingim í øll hesi árini at implementera tann politikkin et ikki nakað galið við men tað er politiska handlingin sum hevur sum hevur manglað sum vildu mann dag so kundi mann havt gjørt tað nú veru so settar ein komma átta millión av til orkumál og tað er fyri fyrstu ferð eru orkumál at síggja aftur í fíggjarlógini tú verður púra burtur úr fíggjarlógini síðani tvey túsund og tólv haldi eg okur fingu sett fimm milliónir til orkumál í tvey túsund og níggju sambandi við veðurlagspolitikk føroya at seta ferð á gransking og seta ferð á menning av av grønari orku men so pláss tað vóru pengarnar burtur men nú veru tæir so komin aftur íaftur men eg hugsi at ein komma átta millión røkkur ikki tað heilt stóra vistiul ok skula vera ein grønur depil í norðuratlantshavi elladgrýn valið sum onkur kalla tað so so verður hon noydd til at seta enn meira ferð á tað her eru tveyogtjúgu miliónir krónur til viðlíkahald av almennum bygningum eg trúgvi at tað er eisini ein máti til at bøta um hesi viðurskiftini at fáa fáa rokkja einum einum greiðum veðurlagsmáli tað er at okur seta meira pengar av til at bjálva og viðlíkahalda okkara bygningar og tað er jú eisini rættiligani skilagott eg síggi at her eru tríggjar milliónir settar av til orkuátøk í fíggjarlógini og tað haldi er serstakliga gott men tað sum er mín boðskapur her tað er nú er landstýrismaðurin ikki her men men eg nevndi tað fyrri hann tá ið hann hevði orðið í áðni tað er at taka ta føroysku kommunurnar við tórshavnar kommuna hevur sett sær ein øgiligan ambisiøsan veðurlagspolitikk at skerja útládd við hálvtrýss prosentum tvey túsnog fimmogtjúgu í mun til útlambstølini í tvey túsund og sekstan og tað er serligandi atlitið av teimum kommunalu bygningunum har mann skal veruligani seta inn við at fáa grøna orku uttan kommunurnar og uttan privata vinnulív uttan tær privatu aktørarnar so koma okur simpulten ikki á mál so okur verða noydd til at taka eina nógv størri kanska mann siga nógv størri lógva tak við teir leiðandi aktørarnar sum skula skula gera hesi tingini h eg havi hug til at nevna við nøkur onnur ting sum eg haldi eri viktig tað er verjupolitikkurin og trygdarpolitikkurin hjá okum ikki tí at tú nakað við fíggjarlógina at gera men onkursvegna so hevur tað jú tað allíkavæl tí at alt heta her við kritiskum innfrastrukturi og og og manglandihvatska mann siga raðfesting av av kttrygdini hjá okum so verður kúr noydd til veruligani at seta pengar av til at attryggja alt grundleggjandi kervi hjá okkum undir orkukervi ella elv ella tað eru eru eru onnur kervi so verður kur noydd til at vera meira ops upp á at tryggja hesi her kervini grundleggjandi kervini tí atdátukriminalitetur er tíverri ein vinnandi eksportisar hjá nógvum og har eru okur øgiliga sárbar eg haldi at uttanríkspolitiska heimildalógina í mun til alt tað sum verið diskuterað nú við radar og sovíðari hon má dagførast soleiðis at okur kunna fáa økt uminntøkurnar til hetta landið og veruligani fáa sett fokus á okkara uttanríkspolitikk tað verður ført fram at okur ikki kunna gera hesi tingini tí at tað eru stríð við grundlógin og sovíðari men okur hava eina heimastýrslóg okur hava møguleikar fyri at áseta skattur og sovíðari so tí eiga okur at kunna fáa dagført uttanvíkspolitiska heimindarlógina ongantíð ov skjótt og møguleikin er beint við hurðina mann kundi nevnt so ræðuliga nógv ting men hetta her var hvørnfalt tvey viktig ting sum eg hevði líka leggja afturat ja takk fyri akso er tað viðmerkingar jóhannes joensen akk fyri harra formaður ja eg ri púra samd við anika olsen at tað má handlast tað verður tosað eiliga nógv og handlurliga lítið eg haldi hetta sama sum eg hoydi fveirmum árum síðani og sigrta eisini fyri tíggju árum síðani eg hugsi hvussu nógv ítøkiliga verður gjørt økinum øllum økinum eg hugsa um bilparki hjá tí almenna bygningar uma nú standa stenda nøkur tretiv milliónir her tað eru kanska tíggju bygningar so eru tað teir pengarnir burtur ha sjálvandi allir batir bøtur men við hesum hesum fartinum so gangar tað nógv nógv ár áðrenn mann hevur fingið umlagt alt til grønt bara hjá tí almenna takkfyri annikaolsen ja takk fyri ja eg eri púra samd viðjóans joensen atso tað er tað er eingin ivi um at okur hava ein gyltan møguleika fyri at føra føroyar fram sum eittgrønt oyggjaland í norðuratlantshavi viss okur veruligani tíma visu okur tíma at seta handling aftan fyri orðini og veruligani gera tað sum krevst
vita at okur koma at tapa kappingina okur koma at tapa kappingina við aðrar tjóðir okkara vinnulív er longu farið í innanbán
nan tí tey hava sæð tað at visu tey ikki leggja um til grønar orkukeldur ella hava eina grøna orkuframleiðslu so tapa tey kappingina og tað gera okur sum land eisini vokur eru eftirbátur og alt verður koyrt upp á olju tað sigur so sjálvt so tað ræður um at síggja eisini í tí breiðari perspektivunum eisini tey sum ikki trúgva upp á at tað hevur í veðurlagsbroytingum lat okum so hyggja eftir um okur ikki kunna tryggja okra egna land og okkara egna kappingarføru soleiðis at okur verða ikki verða eftirblátur á á økinum heginsachareasen takk fyra hara formaður anikauolsen vísti øgiliga væl á heta her í sambandi við undhvørvispolitikk og at
seæpt pengar av í tvey túsundog tíggju kom
kom við einari eina uppskot til samtyktar um umhvørvispolitikk og tá blívur pengar settir av so stóðu fimm milliónir av á og sum hon eisini vísir á so blivu teir pengarnir burtur tavlsiag at tay sum hava snakkað mest um hettar við umdhvørvspolitikkinum tey lótu slett pengarnir fylgja við og nú heva hevur mann so sett eina komma átta milliónir krónur óafturfíggjarlógina fyri ein umhvørvspolitik tað eru ikki nógvar pengar men tað er so hvussu ein byrjað og eg haldi tað vísir nokk so væl tað at at munurin ímillum bara tosa og ikki handla heldur enn at tosa og handla so at so faktiskt takka annikuolsen fyri tað og eg veit eisini at hon brennir rættiliga nógv fyri hesum her økinum takk fyri nikausja takk fyri harra formaður og takk fyri viðmerkingina heðinsachariasen ja uttan pengar so koma okur ikki serliga langt okur tosa um langtíðarætlanir á øllum møguligum økjum á íløgum síðuni á rakstrarsíðuni á skipasíðuni og so víðari men okur verða eisini noydd til at
hyggja meira langsikt á
pá okkara orkuviðurskifti hvussu nógvar pengar kemur hetta er at kosta sev er sjálvandi ein vikig lyklaleikari men men oku veru eisini noyd til at seta pengar á fíggjarlógina til hesi økini sambært tí ætlanini hjá tórshavn kommunu so skuldi upprunaliga trettan komma fimm milliónir setast av til at røkka hesum málinum sum eitur hálvtrýss prosent í tvey túsund og fimmogtjúgu eg hugsi at okur tosa kanska tað dupulta fyri landið visti mann nøkulunda skal samanbera tingini í eitt áramál so eg hugsi at teir pengarnir eru spardir inn aftur vist tú gera eina eina eina veruliga bisniskað so sær mann tað at pengarnir eru skjáttspardir inn aftur tá ið tú sloppun av við oljuna og kann koyra upp á varandi orkukeldur so tað er ein vinnaja bjórs samelsen
takk fyri
jataðvisti mann nú skal verða rættvísir so akonta eisiniundir undanfarnu samgongu til líknandi átøk sum nú millum annað tíð kom um kunningarportalurin um mann uppraðfesti umhvørvsstovuna sum hevur orku við nokk nógvum milliónum tað bleiv niðuraðfest aftur í fjør so men eg haldi nú klandrast vit ell e vit klandrast ikki men nú halda eg vitta er á smátingini taðel tey stóru pengarnir vit tosa um vistu mann veruliga vildi fáa ferð á og eg ætlaði at spyrja annikyol sum hon kundi tosa lítið sindur um hetta her við ein sjálvberandi búskap knýtt at tí at vit blíva sjálvveiddandi við orku altso vit innflyta hóast alt framvegis oljufyri kanska nakar sum lýs á eina milliard vit kunnu gerast sjálvveiddandi við orku og einaferð hevði fólkaflokkurin í øllum førum eina ambitión um at gerast sjálvbjargin fíggjarliga tað hava vit enn og vit hopafólkaflokkurin vil samstarva við okkum um tað hvussu kunnu vit brúka tað at leggja um til grøna orku eisini sum ein partur av tí at fáa einum sjálvberandi búskapannikaolsen ja takk fyri harra formaður ja tað er púra rætt okur eiga at kunna semjast um hesi tingini okur eiga at semjast um
tað stóra tí stóru linjurnar og hvat tað veruligan er krevst
fyri at røkka hesum málinum og ja orkumál er ein stórur partur í at okur blíva sjálvbjargin tí at hava eitt havt upp á eina heila milliard um árið til olju tað er í mínum hugaheimi ikki serliga haldført tað er ikki serliga framskykt og tað er ikki soleiðis okur fáa eina haldføran búskap so ja orkumál er absolutt ein lykil í tí málinum at okur gera fíggjarliga sjálvbjargin og harvið eisini tjóðskaparliga sjálvbjargin uppásikt soleiðis síggi eg hvørnfalt upp á tað og eg ivist nógva løtu í at tá ið avtornar so kunna samgonga andstøða bleiva samd um hvussu mann kann náa hesum málinum tí at eg trúgvi ikki at nakar inni her er ósamdur tað er bara at fáa tað gjørt og atf samtykta hesar lógirnar og og fáa ja sett ferð á takk fyri jk síðani er tað jørgunnila
hasum landsstýrismaður sum fær orðið
hjá harra formaður nú hevur hetta orðaskiftið vart síðan klokkan tíggju í gjár á morgunin og eg eri sum eg síggi síðsti røðari og skal tí royna at vanda mær um orðini sum tingformaðurin ofta plagar at siga við tingfólk og eg fari at royna at taka samanum tí at hetta orðaskiftið hevur eftir mínum tykki verið eitt av teimum heilt frægu um eina fíggjarlóg í nógvum førum ógvuliga positivt og eisini í nógvum førum konstruktivt og tað vóni eg
kann síggjast aftur tá ið fíggjarlógararbeiðið er liðugt tí uttan mun til hvussu samgongurin skifta so vil ein komandi samgonga byggja á tað sum verður samtykt í hesari fíggjarlógini eins og henda samgongan eisini byggir á tað sum undanfarna samgongasamtykt vit hava hoyrt nógv rósandi
te orð fyri tær raðfestingar sum eru gjørdar og har vil eg so siga at raðfestingarnar í hesi fíggjarlógini eru ja enntá var tað soleiðis at í fíggjarmálaráðnum tosaðu tey um at tað var tað minsta tey høvdu sæð men eg má afturímóti siga aftaná eisini orðaskifti í dag at tær raðfestingarnar hava strekt ógvuliga langt altso tað er ikki so nógvar krónur men tað sum eg komi burturúr hava fólk verið ógvuliga fegin um og atnøgdsemi í øllum tingsalinum er um tær raðfestingar sum eru gjørdar andstøðan hevur verið kanska tann kritikkurin andstøðan hevur reist ímóti uppskotunum er ikki tað sum tey vónaðu at tað er hall tí her er jú eitt fíggjarógaruppskot við yvirskoti tað kom eitt sindur bak íp annstøðuna h og kritikkurin hevur tí verið at tað avlopið er for lítið tað burdi vari nógv størri og eg havi tí við áhuga at lurta eftir øllum røðarum sum hava verið at munnu her fara at koma nøkur ø hvussu í tað hallið kundi verið størri og tey sum eg havi hoyrt hevur verið tað eri ja ta hugskotini mann hevur hoyrt tað er at fara at krevja meira frá vinnuni tað havi eg hoyrt onkran í andstøðuni sagt og kanska tað sum eg var meira spentur uppá tað var at hoyra tá ið mann sigur at útreiðslurnar vaksa for nógv so havi eg sitið spentur klárur við pennunum at skriva niður hvørjar útreiðslur er taða vit skuldu minka eg havi bara tíverri ikki fingið eitt einasta hugskot frá andstøðuni um hvar altso vit síggja at atheilsuverkið sjúkrahúsverki tað veksur ógvuliga nógv og tað er serstakur sjúkrahúsheilivágur sum veksur nógv skulu vit siga nei til tað serviðgerð uttanlands veksur nógv skulu vit siga nei til tað eg havi ongan her inni o hoyrt at vit skulu siga nei til tað at pensjónir og veitingar skulu javnast tað kostar skulu vit siga nei at tað blíva fleiri fyritíðarpensjonistar skulu vit siga nei og at vit hava eina góða útbúgvingarskipan í føroyum øskulu vit taka minka hana altso hetta her eru økini sum eru tær stóru útreiðslurnar og sum eisini standa við tí stóra vøkstrinum tí hini økini tað sum eitur fyrisiting umsiting og og eftirlit og so víðari tað er ikki har ið vøksturin er vøksturin er á teimum bleytu økjunum og eg vóni at um mann ikki fr anstøðunarsíður kann vísa á hvar tey kundu hugsað sær at at spara frá tingsins røðararpalli sum verður sent úti hvørt hyggjaratól í landinum at mann so kanska í fíggjarnevndini fær hugskotini á borðið um mann kanska fær at viðgjørt tað har tí eg skal hvussur ikki tala at visse í mann í fíggjarnevndini finnur fram til at hey her eru onkar útreiðslur sum burdu vaksið minni enn tær gera í fíggjarnevndini har fara tey so at at viðgera uppskotið og vit øll í landsstýrinum vilja verða bhjálpirlig við øllum upplýsingum sum fíggjarnevndin ynskir og sum tað ikki hevur verið óvanligt so tá ið vit koma út í endan av novemburmánað so hevur tað ofta víst seg at tá eru nýggjar metingar komnar hvussu su eru nýggjar inntøkumetingar tað plaga vit at koma við tá og tað kann vera at ha er onkur tøl sum tá mugu justerast og tí vilja vit so geva fíggjarnevndini tað til viðgerðar tá eg vóni at vit kunnu fáa eitt eina góða fíggjarlóg samtykta í desemburmánað í hvussu so er so ber orðaskifti í mínum orðum boð um at mann her í løgtinginum hevur verið væl nøgdir við hvussu pengarnir verða brúktir fleiri hava nevnt at vit burdu eisini brúkt meira á ymsum øðrum økjum men sjálvandi tað blívur altíð eini raðfesting og eingin av okkum far alt í senn men tey átøk vit er gera tey virka til at hava positiva havt eina positivu viðgerð her í tinginum so so eg rokni hvussur við at tey átøkini fara at verða samtykta meira enn bara samgonguni og livsso spyrt ber tað til at gera breiðari semju jamen so roynir mann tað hinvegin so erg samgongan komi við hesum uppskotinum og kemur nokk við broytingum eg fórvænti at fíggjarnevndin sjálvandi ger broytingar men so fáa vit eina fíggjarlóg o eg vóni at tá verður úrslitið tað vil siga yvirskotið í hvussus verðu ikki lægri enn tað er nú takk fyri formaður ja takk fyri bjørt samuelsen fær eina viðmerking takk fyri a tað var no ikki gamalt at tað var andstøðan sum skuldi finna út av hvuss fíggjarlógina hegg saman tað plagdu a vea uppgávan hjá fíggjarmálaráðharanum men eg kundi hugsað mær at spurt jørgun niclasen tí eg minnist øgiliga væl at hann plagdi at siga at ein triðingur avinntøkuvøkstrinum skuldi fara til niðurskuðar blokkinum nú síggi eg ikki landsstýrismannin fyri takk fyri ein triðingur av inntøkuvatsnrin skuldi fara til at skerja blokkin eg ætlaði at spyrja jørgun niclasen hvørja framtíðar vónir hann sær fyri at fáa ein sjálvberandi búskap í hvønn mun hann sær fyri sær d realistiskt at semjast um ein niðurskurð av blokkinum tey komandi árini og um fólkaflokkurin vil vera við til at mann eggur eina langtíðarætlan fyri at gerast leys av ríkisveitingini takk fyri so er ta jørgin niclasen meira enn optimist vissu ið mann skal vænta at hava eina samgongu saman við sambaldagsflokkinum og so skerja blokkin eg haldi at tað er er ein bragd av okkum at hava klárað tað við sambandsflokkinum sum tjóðveldi
ateg klára við javnaðarflokkinum nevniliga at hann hevur verið fastfrystur men vi
visi eg taki útreiðslurnar so í mun til tær útreiðslurnar sum vera í ár so verður raksturin hundrað og átta milliónir hægri men løgurnar verða hundrað og fimm milliónir lægri so útreiðsluvøksturin er tríggjar milliónir frá í ár til næsta ár meðan inntøkuvøksturin liggur umleið hálvfjerðs milliónir men sjálvandi tá liggur ein ekstrordner inntøka í ár frá banktnordik men sum sagt at tá ið vit klára at halda útreiðsluvøkstrinum samlað niðri á trimum milliónum og inntøkurnar vaksa hálvfjerðs so eru nógvir triðingareftir ja so er tað ikki fleiri sum hava biðið um orðið so er orðaskifti um
komu løgtingsfíggjarlógina fyrsta við
gerð liðug og málið verður beint í fíggjarnevndina til víðari viðgerð ja so eru vit komin til framløgu eg skal boða frá at mentanarnevndin hevur lagt álit fram í løgtinsmál nummar trý tað er uppskot til løgtslóg um broyting í løglóg um dagstovnar og dagrøkt og mentanarnevd heur eisini lagt mál álit fram í løgtinsmáli nummar tíggju tað er uppskot til samtyktar at byggja stórhøll til innanduga ítrótt og størri tiltøk og mentanarnevndin hevur eisini lagtálit fram í løgtinsmálin nummar tólv tað er uppskot til løgtslóg um filmsgrunn landsins
síðani er tað ja tað er tingbólkurin hjá tjóðveldi siri steinberg har hevur poulsen eftir høgna heita bjórsámalusen pállareynating og beintalu jakobsen hava lagt eitt uppskot til samtyktar fram um heildarætlan um at tryggja nøktandi vælferðartænastur í framtíðini stendur í lýsir neyðug tiltøk á útbúgvareiðisum í mun til arbeiðsumstøður og arbeiðstíð til tess at tryggja nøktandi vælferðartænastur í framtíðini jørgen niclasen hevur landsstýrismaðurin lagt fram uppskot til eykajáttanar løgtingslóg fyri oktobur tvey túsund og einogtjúgu og jens á ræna landsstýrismaður hevur lagt upp fram løgtsmál til á uppskot til løgtslógum stuðu til avlýstar tónleikafestivalar í tvey túsund og einogtjúgu øll hesi málini koma so viðgerðar á seinni fundi men næsti fundur tað eru ikki fleiri um alt henda fundin men næsti tingfundur verður mikudagin tjúgunda oktobur og tá eru á skrá munnligir fyrispurningar tá fundirin byrjar klokkan ellivu tjúgunda oktobur so er hesin fundur lokin